so er tingfundur settur vit fara til dagsskránna í dag seytjanda novembur fyrst hava vit tríggjar triðju viðgerðir og fyrsta mál á skrá er triðja viðgerð av løgtsmál nummar einogtjúgu tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtslóg um vápn við meira nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskiftið enda og vit fara at atkvøða í málinum nú við triðju viðgerð við aðru viðgerð er um máli einmælt samtykt við fýraogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari vit atkvøða nú við triðju viðgerð ja nú kemur tað ikki upp á skermarnar har hvør hevur atkvøtt hvussu tað sær út men her á mínum skermi sæst atat higartil hava trýogtjúgu atkvøð fyri ein ímótija eg hugsi at tann sum hevði atkvøtt móti hevði atkvøtt skeivt vit eru tðru sjeyogtjúgu atkvøður fyri vit eru áttaogtjúgu inni her so tað er ein sum ikki hevur atkvøtt nú er áttaogtjúgu tað er soleiðis at tað sæst ikki a skermurnar hvør e atkvøtt hvat men nú var tað soleiðis at øll hava atkvøtt fyri og vit eru áttaogtjúgu til staðar og tað eru áttaogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin blonk so er hetta málið samtykt og endaliga avgreitt frá løgtinginum so veit ikki um vit fáa hesa skermanna at rigga til næstu atkvøðik greiðslu men tað er soleiðis at vit fara til næsta mál sum er triðja viðgerð av løgtsmáln nummar áttaogtjúgu og tað er uppskot til ríkislógartilmæli at seta í gildi fyri føroya lóg um endring av lóg forferðuini um útlendingarsatgangd til oppolstillal sum el henblig og wissu formaður forbeskeptiasen í parantes stendur endringa bestemelsen um arbeiðsknytning er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskiftið endað vit fara at atkvøða í hesum málinum tað vóru fimmogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti og eingin blonk við aðru viðgerð og vit fara nú at atkvøða við triðju viðgerð o er spennandi at vita um tað nei tað kemur ikki uppá har ja vit eru tretivu til staðar og tað tretivu sum hava atkvøtt fyri eingin ímóti og eingin blonk so hetta málið er einmælt samtykt við triðju viðgerð og avgreitt frá løgtinginum so er tað triðja viðgerð av tingmáli nummar seksogtretivu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um búnaðargrunn í parantes stendur fíggjarliga heimildir til at gera antikvariska serskipan í koltri verður longd til tvey túsund og fimmogtjúgu nakar sum biður um orðið eingin biður um orðið málið er nei orðaskifti er endað o vit atkvøða í hesum málinum hetta málið varð eisini einmælt samtykt við aðru viðgerð tað vóru fimmogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin blonk og vit fara nú at atkvøða við triðju viðgerð og tað er soleiðis attað vit síggja framvegis ikki á sjarminum hvør atkvøður hvat men vit eru vit eru nokk einogtretivu til staðar nú haldi eg ja vit eru einogtretivu øll hava atkvøtt fyri tað eru einogtretivu atkvøð fyri eingin ímóti og eingin er blonk so er hetta málið eisini samtykt einmælt og avgreitt frá løgtinginum ja vit vóna at vit fáa hesar skermarnar at rigga men tað nú eru ikki nøkur atatkvøðugreiðsla eftir fyribils her í morgun so tað skal nokk fara at laga seg vit koma so til fyrstu viðgerð av tingmáli nummar tveyogfjøruti tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í lbekenkørilsi um straffialtso tað er revsrilógin tað er sig eg lesi tað sum stendur í parantesi her eisini í landasviku o onnur brotsverk móti sjálvsavgerðarrætti og trygd føroya fólk og annað brotsverk móti stýrisskipanini og landsmyndugleikum føroyinga yvirgangur og annað alvandasom brotsverk ymsa gerðir sum er til skaða fyri almenningin bydding og skaðiligt og brotsverk í familjunu hetta málið verður beint í rættarnevndina tá ið tað hevur viðgjørt hvør eg skal biðja um framsøgufólk kristian andreasen fyri fólkaflokkin ingilín digissen strøm fyri javnaðarflokkin erhard joensen fyri sambandsflokkin høgni hoydal fyri tjóðveldi steffan klein poulsen fyri miðflokkin og bjarni kárason petersen fyri framsókn kristian andreasen fær orðið fyrst ger so væl
tað eru nakrir kapitlar í revsilógini sum hetta umfatar til kapittul tólv trettan og tað er so landasvik og onnur brotsverk móti sjálvsavgerarætti og kapitlul trettan brotsverk móti stýrisskipanini og landsmyndugleikum føroyinga kapittul tjúgu alvandasom brotsverk og einogtjúgu ymsar gerðir sum ertul skaða fyri almenningin kapittul tveyogtjúgu bygding og skaðir titt inntøkuvirksemi og kapittul trýogtjúgu brotsverk í tað er seinsir af revsilógin hevur tveir ja tvær høvuðssíðir hvat plagarmann at siga at mann hevur ein ein vanligan part sum eru generellar reglur fyri revsing og so ein spesiellan part sum eru tær ítøkiligu paragraffurnar sum umfatar tey ymisku lógarbrotini sum kunnu vera upátal tá tað ta tað snýr seg u um og tá ið hesir kapitlarnir eru gjøgnumførdir so er allir tann serligi parturin av revsilógini føroyskar og umsettir til føroyskt og eftir er so at fáa tann generella parturin gjørdan lidnan og sambært uppskotinum lærir tað ætlanin at fáa tað arbeiðið gjørt liðugt á í seinasa lagi í tvey túund og einogtjúgu revsilógin bleiv yvirtikin sum føroyskt sermál í tvey túsund og fimtan og í yvirtøkulógini stendur at mann bindir seg til at varðveita meginreglur eftir donskum revsirætti men tað er ikki nakar krav í yvirtøkulógini at tann føroyska revsilógin skal hava sama orðaljóð sum tann tan føroyska hava sama orðaljós sum sum tað danska so som lóggáva valdið á hesum økinum ligur hjá løgtinginum og mann kann siga sum so at revsilógin hevur fyrr verið eitti ríkismál og hevur viðeina ríkislóg og hon hevur jú sjálvandi havt karakter av at hava verið tað tí hon hevur ikki umfa tað ella ikki hevr v føroyski myndugleikar hava ikki verið og tá mann tosar um kapittulu tólv og trettan og suvíðari so er mann føroyska revsturlógina soleiðis at nú er tað brotsverk ímóti teimum føroysku myndugleikunum tað stendur í lógini altso tað kann vera løgting landsstýrið og og landið føroyar sum so fyrr stóð ta jú statent sierhet og teir donsku stovnarnir vórðu nevndir lógini nú eru teir føroysku stovnarnir nevndir soleiðsnar at tað er heilt klárt at landasvik og onnur brotsverk ímóti sjálvsavgerðarætti og trygd føroya fólk og annað tað er brotsverk ímóti teimum føroysku stovnunum sum vara ati lóggávuarbeiði og og landsstýri og sovíðari og tað haldi er øriliga gott at mann fær tað at prisiserað at tað er líka at taðr føroyski myndugleikar sum eru høvuðssygdir við við við lóggávuni og ikki nakað sum ligur uttan fyri føroyar sum ikki hevu nakað við okkum at gera sum so mann hevur tó eina uppsamlingsparagraff sum sigur tað at tað er eisini strafpart at gera seg inn á ríkisins stovnar soleiðisnar at eingin dettir ini ímillum her beint sum so

tað er jú ein stór uppgáva at deilsja føroyska altso gera tað at gera at gera lógartekstin føroyskan og so eisini at tillaga revsilógina til føroysk viðurskiftir tað liggur eitt øgiliga stórt arbeiði aftan fyri at gera tað eitt arbeiði og landsstýrið hevur havt ymiskar stovnar at sum hava lagt sum a sigalagt lað á og hava verið hoyringspartar málráðið hevur verið ein partur av hsum her soleisinar at mann tryggjað sær at tað føroyska málið kemur til hesun rætta í lógartekstunum og eitsin taðt revsiðrættarliga ráðið hevur eisini verið við til tann løgfreðsla innihaldið í í í revsilógini mann hevr eisini ikki t fylgið tat umrøtt broytingarar við danskar og taðdanska løgmálaráðið hevur eisini sagt seg taka undir við hesum her broytingunum

tað sum mann hevur tosað um higartil er líkasum hóttani móti tí itrotrygdini hjá danska statinum og tað er ikk n fylgið til altíð tann danski løgmálaráðharin sum tekur avgerð um átalið sambært teimum ásetingunum í kapittul tólv meni sum sagt orðingarnir hava verið merktar av at tað er tahevr verið danskt málsøki og nú ger mann so tað at mann innførir føroyskar stovnar sum

og tá ið mann kal taka støðu til hvørjar dagføringar skuldu gerast revsilógini so so e mn hugt eftir hvørjar dagføringar eg gjørdar í tí dondonsku revsilógini eisini frá tí at tað kom undir føroysku málsræði í tvey túun ogtíggju og so hevur mnn hugt eftir endamálinum við donsku broytingini sum og um tað hevur týdning so hevur mann ført tað eisini í føroyum men grundleggjandi sigurnei sigur løgmaður í uppskotinum at tað er tað skal bara lóggevast har sum taðer neyðugt og tað er serliga galdandi revsirættarættarligu økinum hvar ið mann tosar um tingjandi inntriv mótivist borgarunum og tí má mann eisini taka atlit til revsing og tað má við at upp ímóti inntrivinum í tapersónliga frælsi hjá borgarnum at mann sigur sum so at tað skal vera mannskal meta um hvørt inntrivið stendur í máti í endamáli sum ætlanin er at tað røkka vit revsulógarásetingini og løgmaður sigur eisini at tað eigur at vera øgn umhugsað áðrenn ein revsing verður ásettvið ymisk tí er tað fyrst komið inn í lógina so er tað trupult at bakka aftur og sagt veður eisini at tað skal havast í huga at føroyska samfelagið er øðrvísi en ta danska føroyska samfelagið er nógv minni og gjøgnumskygdari og samfelagsgongdin hevur eisini verið tann ikki ikkiver tað sama sum danmark og tað eigurat endurspegla í tí føroysku lóggávuni sjálvandi samstundis sum lógin er grundað á ta norðurlendsku revsirætta siðvenjuna sum so og tað sum eg haldi vera viktigt at tað undirstrik her tað er tað at vit hava gott nokk ta donsku revsilógina sum fyrimynd men tá ið vit lóggeva her á løgtingi so er tað fyrst og fremst føroysk viðurskifti vit til tað er slettikki sikkurt at vit hava sama tørv á revsilógarásetingum sum hon hevur í danmark so tað dandanska samfelagið víkir í stóran mun frá tí føroyska samfelagnum innan fyri nógv øki og tí taki eg fult undir við at mann ikki bara umsetir og adonska revsilógina men mat mann veruligani hyggur eftir hvat tørv hava vit í føroyum og eg vil eisin siga tað at revsið ramman sum so altso hvhvørja revsing skulu vit áseta í føroyum fyri revsilógarbrot eigur at verða tikið í støði í føroyskai rættatriditión og í eftir føroyskum atlitum og eg haldi oftani attað alt fór oftani verur hugt eftir donskum praksis hesum økinum her beint tað er líkasum dómstovnarnir hava ein lindi til at fara og hygja efir donskum raratspraksis sjá fólgi tí at lógin er tann sama men mann eigur at hyggja eftir teimum føroysku viðurskiftunum tað kunnu vera serlig føroysku viðurskifti

eitt annað er umsetingin til føroyskt mál vit hava havt eitt a sak í føroyarætt hvar ið rættirin legði eina øgiliga stramma tulking inn og kravdi at umsitingin orðarætt slávit skuldi fingja fylgja í danskaorðaljóðinum og og og tað er so tað og tað feldstu dómurn um tað og tað staðfest landsrættinum eg vil siga tað at vit mugu hava frælsið til í føroyum at orða revsilógina eftir gn eftir eftir okkara egna mál sigum og eftir teimum føroysku orðunum soleinir t at visti mann skal umseta tað so slaviskt so tætt at tí sum danska málið sigur so verður lógarteksturin oftani ringur at skilja og hannverður konstroeraður og tí er tað allatíðnin neyðugt at finna javnvágina millum eitt lætt og olætt og skilligt og sti føføroyskt mál og neyvleikan í lógarmálunum í mun til tað tann danska tekstin tað verður allíkavæl sagt tað at tað er ikki ætlanin at føroyski teksturin innihaldsliga skal víkja frá danska tekstunum uttan í teimum førum har føroysk viðurskifti hava gjørt at onkur ásan er danska lógarteknin r ikki er tiknar við ella eru og í teimum førum verða so gøtt tykusilt viðmerkingunum hvar man hevur ynskt á ein innihaldsligan muneg haldi tað at at mann eigur atslíta t sindur leysan frá einari eslaviskari umseting til at geva tekstunum eitt eitt føroyskt dám lætt skiluligt føroyskt dám og har er tað øgiliga gott at vit hava serkøn mál fólk inni í myndini tá ið mann hevur gjørt uppskotið so hetta her er eitt gott uppskot sum eg taki undir við og hetta fer í rættarnevndina hvar ið málið vil fáa eina góða oppostøðu viðgerð takk fyrhara formaður
ta er ein viðmerking høgni hoydal ger so væl
harra formaður eg fari bara at spyrja kristan andreasen var hendan framsøgurøðan myndandi fyri støðuna hjá fólkaflokkinum og um so er so veit ikki hvørji orði g skal velja men tað vil siga fólkaflokkurin mælir føroya løgtingið til í einari føroyskari lóg at áseta revsing fyri um mann ger seg inn um ann um hann loysir føroyar eina stóra eina sterka revsuráð tað ætlar fólkaflokkurin fið histan andreasen á odda at taka undir við og annars at geva danska løgmálaráðharranum heimildir til at revsa ein og hvørj føroying ein oghvønn føroying sum arbeiðir fyri at føroya veða sjálvstøðugt ríki tað ætlar og mælir khristin andreasen løgtingið til at samtykkja christian andrea
hasum
takfyhar formaður nei fólkaflokkurin mælar ikki til at revsa revsa fólk sum ganga inn fyri loysing mensjálvfylgiligt skal tað henda eftir teimum eftir teimum reglum sum eru galdandi í okkara stýrisskipan og vist mann brýtsinum var n móti stýrisskipanini og sovíðari so so verðu man revsaður so hatta er einki við við tað við við við okkara sjálvsavgerðarrætt at gera sum so tvørturímóti vil eg siga tað hetta uppskotið er nettupp tekur hendsin til at viti nú føroyska lógina og vit gera løgtingið sum sum tað tað vald sum skal verjast eir eftir eftir revsiløgnm ta vtikki verð fyrr so tað burdi faktiskt eg haldi at hetta uppskotið burdi smakkað væl í munninum á høgna hoydal takfyri ha formaður ja so er tað næst
aftur rø vóri fær orð á ingilín didreksenstrom ger so væl takk fyri
ja í dag viðgera vit ta nýggju dagføringina ella umsetingina og dagføringina av revsilógini tað er eitt arbeiði sum hevur veriðí gongd síðani tvey túsund og fimtan tá løgtingið heitti á landsstýrið um at fara í holt við at dagføra revsilógina ella straffilógin sum jú eitur á donskum og umsetaina til føroyskt tað er ein ordans umgangur tað er eitt stórt arbeiði og nú óru vit komin til kapittul tólv trettan og tjúgu til einogtjúgu ella til og við trýogtjúgu orsaka tað sigur kanska ikki teimum flest so nógv men tað er teir kapitlarnir sum handla um landasvik og onnur brotsverk móti okkara sjálvsavgerðarrætti og trygd brotsverk móti stýrisskipanini og landsmyndugleikum yvirgangur og annað alvandasom brotsverk sum eg skilji sum serliga kritisk brotsverk gerðir sum er til skaða fyri almenningin bidding og skaðiligt inntøkuvirksemi og brotsverk í familjuni revsilógin hon er yvirskipað býtt í tveir partar tann eini sum mann kallar almenni parturin setir til dømis treytirnar fyri at revsa og so ein annan part sum sigur ítøkiliga hvørji brot skulu revsast hetta sum vit viðgera er um eg havi skilt tað síðsti parturin av serliga partinum sum snýr seg um ítøkiligu brotini ið verða revsað

tveir teir fyrstu kapitlarnir viðgera politiskt slag av brotsverkum sum handla um landasviku og yvirgang tað vil siga at kapitlarnir snúgva seg um innara og ytri trygdina í landinum áðrenn hesa dagførina so hevur tað verið soleiðis at brotsverkini sum hava verið umfatað av kapitlunum hava verið móti danska statinum og donskum myndugleikum heldur enn føroyska hetta er broytt soleiðist at føroyski myndugleikar staturin er komið í staðin fyri donskum tó er tað staðfest at til dømis umfatar lógin n brotsverk móti kongi fólkatingi og hægsta rætti tað vil siga eisini donskum danska statinum og myndugleikum

yvirtikið málsøki bíða nú jú yvirtikið málsøki myndugleikar løgting og stjórn verða í kapittlu tólv vard móti hóttanum uttaneftir sum til dømis royndir at leggja føroyar undir fremmant vald ella at koma føroyum úti í kríggi ella herseting løgmannsskrivstovan sigur í uppskotinum at mann hevur valt at føroyska lóggávan ikki grundleggjandi víkur frá donsku lóggávuni og at hetta er millum annað tí at tað er ásett í yvirtøkulógini av brotsverk í kapittul tólv eisini eftir at føroyar hava yvirtikið revsrættin enn skulu glógsøkjast við almennari talu átalu eftir boðum frá danska løgmálaráðharranum hetta er eisini knýtt at at hóast revsirætturin er føroyskur so er ákæru myndugleikin framvegis felags málsøki og so leingi ákæruvald politi og dómsvald ikki eru yvirtikin so er tað danski løgmálaráðharrin sum er ovasti myndugleiki fyri ákæruvaldið so kann mann so halda hvat mann vil um akkurát tað men tað er tað útgangsstøðið sum lógini gjørda í kapitlarnir frá tjúgu til trýogtjúgu snúgva seg um ymisk glóðarbrot øgiliga ymisk eitt nú doping prostututión ólógliga velding bidding um at fara í hjúnalag hóast mann longu er í einum øðrum hjúnalag innsæst kirnapping eldáseting at lata evnið í drekkivatn ella syrgja fyri drekktroti sølu av heilsuskaðiligum lutum vápn um tilvitaða smittispjaðing dálking av luftvatn jørð ella dirgd og so framvegis og so framvegis farið út á eitt síðusporð men tað er faktiskt rættiliga áhugavert at lesa at tað kann geva fongsul í upp til seks ár at tilvita dálka luft vatn og jørð undirgrund ella at burturkast verður beint burtur til ampa fyri umhvørvið tí er tað ikki tað vit í veruleikanum gera hvønn einasta dag øll somul við okkara egna íkasti stórt ella lítið til veðurlagskreppuna og upphitingina av klótuni ella er tað ikki sum beinleiðis nevnt ílóggávuni munandi skaði á umhvørvi tað er í øllum førum ein áhugaverdur spurningur at seta sær ja arbeiðið tað er gjørt saman við teimum serkønu á málsligøkjunum nevliga málráðnum og revsirættarliga ráðnum eisini sum hevur serliga vitan og kunnleikan innan fyri løgfrøðiliga innihaldi og partvíst eisini málsliga

hava eisini verið fundur við etiska ráði føroya advokatfelag kommunufelagi politistafelagi megd og vinnuhúsið um málið vit eru í gongd við nakað áhugavert og týdningarmikið í føroyum í dag vit í holt við at menna eitt føroyskt revsirættarmál og tað er soleiðis at hvørja ferð vit fáa føroyskt mál inn á eitt nýtt øki so fyribyrgja vit at okkara mál stagnerar og ella doyr revsirættarliga økið eru føroyskt málsøki og føroyskt revsirættarmál má tí menna seg her hjá okkum løgmansskrivstovan hon skrivar at tey royna finna hesa javnváguna í millum eitt mál sum tey flestu skilja og eitt mál sum líkutær treytir roynt løgfrøðisliga sum skulu lúkast her hava verið onkrar avbjóðingar herfyri varð ein broyting í revsilógini sum bjarni hammer legði fram viðtikin har man broytti eina orðing tí hendan løgfrøðisliga ikki samsvaraði við tað málsliga innihaldið tó mann helt at málsliga var alt í lagi so har har har kunnu koma nakrir trupulleikar men vit mugu seta okkara lív til at tey sum eru serkvønn á hesum økinum kunnu loysa tað til fullar eftir ætlan so skal alt hetta lógarverkið øll revsilógin verða liðugt dagførd og umsett í tjúgu einogtjúgu her eru nøkur spennandi hoyringsvørur haldi eg sjálv frá sinnisbata um um um megt viðvíkjandi paragraffinum ella pørtunum sum snúgva seg um sjúkufyribyrgjandi evni ð forserandi evni og heilivág eri sjálvpartur av rættarnevndini so eg vil taka tey inn tili hoyringar sjálvandi og hoyra um tað eru nakrar broytingar sum mann kann gera so teirra limir verða betur stillaðir og í heila tikið geva hesum lógarverkinum eina góða viðgerð sum eg kanska ikki uppá standandi fót dugi eg at gjøgnumgjøgnumskoðað heilt klárt og týðiliga sum løgtingslimur her í løgtinginum og ikki løgfrøðingur takk fyriharra formaður
merking høgni hoydal ger so væl
harra formaður ingilín ditisessen strøm var inni á hvat ið royndi verur hendan her týðingin ella fav av revsilógini ber í sær og eg ætli at spyrja um um ingilinditesen strøm samdur mær ítí at at tær tey brotsverk sum her verða lýst tey fevnaðjú ikki bara um brotsverk móti trygd og sjálvsakjarætti føroyinga men eisini mótvegis danska ríkinum og donskum myndugleikum og donskum ivirvalsrætti og at tað eisini er danski løgmálaráðharrin sum er ovasti myndugleiki til at avgera hvør verður ákærdur íkki

eh takk fyri viðmerkingina høgni hoydal øjú tað er soleiðis at í hesari her dagføringini ella umsetingini og dagføringini av revsilógini so so so snýr tað seg um føroyska statin og føroyskar myndugleikar men her er eisini nevndur kongur fólkating og hvat annað var tað hægsti rættur ja so tað vil siga jú tað vit eru eisini ansfarligr fyri tí øh men men eg vil siga tað soleiðis at vit eru vit eru ikki sjálvstøðugtjóð fullkomiliga og intil vit eru tað so dugi eg ikki at síggja t tað skuldi verið annaleiis enn júst nú tí at vit mugu eisini tryggja okkum fyri at atikki onnur koma og vit vilja eieingin av okkum vil hava at nakar skal kunna taka vald á løgtingið og landsstýrinum í føroyum heldur ikki uttan fra komandi men so at sanniliga heldur ikki inni í landinum hjá okkum so tað mugu vit verja okkum fyri í einari revsilóg takk fyri ja so er tað næsti
ráðari er har joensen fær orðið ger so væl
viðgerðar í dag er løgtingsmál nummar tveyogfjøruti uppskot til løgtingslóg um broyting í lópið kentgørilsi um straffilógin tað ekomu revsilógina landasvik og onnur brotsverk ímóti sjálvsavgerðarrætti og trygd føroyafóls og annað brotsverk ímóti stýrisskipanini landsmyndugleikum føroyinga yvirgangur og annað alvaldasum brotsverk ymiskar gerðir sum eru til skaða fyri almenningin bygding skaðiligt inntøkuvirksemi og brotsverk í familjuni harra formaður hetta er ein ein týdningarmikil lóg sum nú verður føroyska

okur hava ella tað bleiv tá álagt at at lógarverkið skuldi umsetast til føroyskt mál og tað er faktisk nakað sum eg havi roynt at hugt eftir nú í teimum kapitlum sum nú eru umsettur kapittul tólv trettan og frá tjúgu til trýogtjúgu hvussu tað føroyska málið hvussu væl tað føroyska málið hevur tikið seg út sum eitt veruligt rættarmál tað føroyska málið sum rættarmál er kanska ella er rættiliga nýtt og sum sum grundregla haldi eg mann kann siga at at rættarmál er øgiliga er tungu lesnaður í nógvum førum er tað soleiðis at tá ið mann setar seg niður at lesa lógur og lógar tekstir og serliga vist tað eru vistað eru rættiliga kompenseraðar lógur so kann mann sum vanligur borgari hava ilt við at skilja innihaldið í einum lógarteksti

hesum førinum so haldi eg at tey sum hava framt hesa umseting eru komin óalmindiliga væl frá tí

havi lisið rættiliga nógvar av hasum paragraffunum ikki allar men eg havi lisið allar viðmerkingarnar og øll hoyringsskrivini men tað sum eg havi lisið tað er øgiliga væl skiljiligt haldi eg sjálvur og tað er sjálvandi eisini av allarstørsta týdningi at lógarmál lógarsmíð sum jú er bullverkið í rættartrygdini hjá hvørjum einstøkum av okkum at tað er atkomuligt og lesiligt fyri ein og hvønn borgara í hesum landinum fólkið skal snøgt sagt kenna seg aftur í tí máliski sum verður brúkt í lógarsmíði

hetta verður beint í rættarnevndina

at taka kapitlarnar eitt sindur yvirskipað kapittul tólv sum snýr seg um landasvik og onnur brotsverk ímóti sjálvs at gera rætti føroyinga so er tað er tikið við støði í altso kapittlarnir fylgja neyvt teimum teimum donsku kapitlunum og eg haldi at í í íðu fyri seg so er tað rættiliga vælfrágingið hvar ið la har sum tað verður tosað um donsk viðurskiftir og og danska statin so er tað yvirført til føroysk viðurskiftir og og føroyska statin

stýrisskipanin og landsmyndugleikar føroyingar verða umrøddir í kapittul trettan

kapittul tjúgu skaða fyri almenningin í kapitlul einogtjúgu bygging og skaðiligt inntøkuvirksemi í tveyogtjúgu og brotsverk í familjuni í trýogtjúgu

so eg haldi at eg sigi bara at hettanokk fyri fyri fyrst okur fara at viðgera hetta í rættarnevndini hvar okur koma at fáa eitt enn betri innlit í tað sum er er framt og
ja takk so fær høgni hoydalorðiðger so væl
harra formaður eg haldi eg skal byrja við at sláa fast at tjóðaldsflokkurin fer undir ongum umstøður at taka undir við einum slíkum lógaruppskoti og eg skal grundgeva fyri hví hetta er eitt lógaruppskot sum hóast eg haldi tað er nógv máltsligt vælarbeiði gjørt og tað er eisini ein røtt leið at fara at tosa um trygd altso verju av trygd og sjálvsagjarættir føroyinga so leggur hendan hetta uppskotið til broytingar í revsilógini fyri føroyar seg undir ein

har ið alt sum her stendur snýr seg um at verja danmark donsk áhugamál danska ríkið móti tí sum her verður rópt brotsgerð mótvegis statinu ela sum tað stóðu teirra í gomlu lógini tað stendurimmarfast tað er púra uftanum to sum ristan andreassen segði her í áðni at siga tað at nú hevu mann fór tað út í føroysk viðurskiftir tí tað er einasta manhevur gjørt umannhevr skoytt nøkur føroyskt viðurskiftir uppí men samstundis er alt miðjað eftir at verja tað danska valdið og tað danska tann danska ivirvalsrættin í føroyum sum føroyingar aldri hava samtykt aldritað er aldrin hent fyrr í føroya søgu at faroya løgting viðger eitt slíkt uppskot eitt føroyskt løgtingslógaruppskot har vit verða biðin um sum løgtingsfólk at leggja okkum fullkomiliga undir eitt fremmantvald tað er tað sum hetta málið snýr seg um og tað heilt ironiska er so at júst hesin partin av revsturlógini snýr seg jú um at mann ikki skal leggjast undir fremmantfald øll onnur framkomin lond sjálvstøðatjóðir tey hava slíkar ásetingar sum ger tað at tú arbeiðir sjálvani fyri áhugamálinum í tí landi og í tí fólkaræði tú ert partur av og tú letur ikki onnur taka avgerðina fyrit tað e tað sum alt hetta málið snýr seg um tað er tí danir hava tú sínar revsulóg at ein danur verður revsaður viss hann vil leggja avgerðarrætt hjá dønunum til týsklands ella til russlands ella til eit heilt triðja land tá er tað ein hørðurevsturamma sum kann geva upp tilllívlagg fongsul men hvat gera vit í føroyum

at vit skulu leggja júst hesa hendan avgerðarrættin til eit annað land og vit verða revsaði vit skul ikki gera tað víst tet ikki verri á rættin hjá hinum landinum at ráða her í føroyum tað er tað hetta málið snýr seg um tí er tað serstakliga prinsipielt og heta er sum tann parturin sum snýr seg um um hetta við við brotsgerðir móti móti móti landinum ella fólkaræðinum ella teirri skipanini sum tú livir og ert partur av sum samtangsborgarin síðani eru eisini onnur viðurskiftir sum sum eg haldi løgtingið skal eigur at nýta nógva orku til at viðgera tað eru eisini viðurskiftir her sum snúgva seg um um um onnur almanna almanna vandalig brot og eisini brotsgerðir í familjuviðurskiftum serstakliga týdningarmikið nakað tað týdningarmesta at vit kunnu viðgera yvirhøvur sum sum fólkavald umboð tí hetta er kanska tannum fremsta terogativi tað fremstu fremsta valdið sum vit í einum fólkarægi leggja til myndugleikarnar at kunna revsa fólk bæði í privatu lívinum og eisini í øllum sum vit vit gera og hara formær eg skal bara nevna hvat stendur sum fyrsta grein í í kapittlu tólv sum eitur landasvik og onnur brotsverk móti sjálvsøkjarætti og trygd føroya fólk yvirskriftin er fínt so stendur her at tann sum fremur heina ger í miðjar eitur við útlendskari hjálp við valdsnýtslu ella við hóttan om valdsnýtlu at leggja at loysa

ella leggja føroyar ella partar av føroyum undir fremmantvald hann verður revsaður í fongslig up til lívstíð tað vil siga her verður ein ein revsing ásett um tú vilt loysa føroyar og í hesum føførumum merkir tað tað sendrast í øllar øllum viðmerkingum tær kunnu løgfrøðingarnir sum hava gjørt eta stóra arbeiði í váttan fyri tykkum hetta merkir eisini saman sum stóðu tæir í gomlu lógini tað merkir altso tað at tann sum miðar eftir at føroyar verða sjálvstøðugr at so at loysa føroyar sum er eit vakurt orð sum merkir at skipa sítt egna land hann kann revsast í fongsli upp til lívstíð og tað fara vit sjálvandi staðilig harra formaður staðiliga at mæla til at føroya løgting ikki fer at samtykkja í tvey túsund og eg vil siga tað sjálvt teir mest forbeinaðu sambandsmenninir áðrenn heimasýrslógina høvdu ikki samtykt eitt slíkt eina slíka áseting eitt eru tær lógir sum hava verið kostartigir føroyar sum er løgtingið ongantíð samtykt so fóroya fólk ongantíð samtykt men nú skulu vit altso virkið sjálv leggja hetta bandið um okkara egna hálsu og eg má siga ra formaður eg eg noyðist at siga tað at tað er so ómetaliga skjótt at bróta tað niður sum vit bygdu upp gjøgnum ættarlið at byggja upp okkara sjálvsfatan sum tjóð at byggja upp á okkara egnu rættar reglur at staðfesta og halda fast um okkara sjálvskeljarrætt sum vit kunnu skipa okkur sum sjálvstøðugt land hevur tikið ættarlið aftan á ættarlið ætaná ættarlið men tað tekur bara fimm minuttir ella kanska ein minutt at bróta alt tað niður aftur við slíkar lóggávu sum ettar at taka hesir risastóru afturstigini aftur e eina fortíð sum eiftir mínum tykki her er er er eg longri aftur ín amstíð tí her er tað altso føroya løgting sum eitt ókparlament og sum hevur lóggávuvald sum sjálvt skal áleggja sær hesar hesar revsingarnar fyri at kunna bera til sum fólk og tað má bara ikki henda eg vendi mær di sjáltanst serstakliga til til tær flokkar sum annars hava billa føroyingum inn at teir arbeiða fyri nøkrum føroyskum sjálvsagerarætti men eg havi eisini mítt álit á ella líka stórt álit á at eisini sambandsfólk og onnur ikki fara at gera ein slíka óbót av geri sum hevur verðu mælt til hugsi tykkum hvat tái politikarar høvdu sagt sum undan hava gingið fyri at vinna okkum rættindir at eitt slíkt uppskot ivirhøvur kemur fyri tingi har vit verða ha vit áleggja okkum at leggja okara vald til eina fremmandatjóð og áleggja okkum at vistu nakar ger seg inn á valdið hjá hesi fremmandahjóðinum so kunnu vit ressast tað má bara ikki á nakran hátt henda

síðani til hinar partarnar av hesum uppskotunum sum eru serstakliga týdningarmiklur øh eg kann nevna harra formaður at her eru ásetingar eisini um hvussu fólkaræðið hvussu fólkaræðið í einum landi verður tryggjað í revsulógini her verður lagt upp til í grein hundrað og seytjan at við ella fongsli í upp til tvey ár verður tann revsaður sum á valumd ella við atkvøðugreiðslum til dømis veitir lovar ella bjóða fram fíggjarligan fyrimun fyri at ávirka á onkran til ata atkvøða ein á ávísan hátt ella lata vera við at atkvøð ein á ávísum máli ella tekur ímóti krevur ella latur lova sær fíggjarligan fyrimun fyri at atkvøð á ávísan hátt ella til at lata vera við at atkvøða hetta rætiliga broytt orða men hetta er so eina áseting sum í størsta mun er ætlað at fyribyrgja tí sum er hendi sítt tíð sum er hent í føroyum síðstu árini nevniliga at tað er ikki fólkavaldi og fólkaræði men í stóran mun kapitaláhugamálini sum stýra teimum avgerðunumsum verða tiknar eisini okkara parlamenti og tað fyriferst eg um allan heim og her er so ein heimild til at gera nakað við tað mundi sjávandi øgiliga breitt orða síðani er eisini tað sum hevuverðu rópt alvandasom brotsverk um at seta elda og annars annars at annars at ikki at fyribyrgja at stórir samfelagsvirðir fara fyri sjeyti øhog gera skaða ág onnur og her er eisini nakrar dagføringar sum eg haldi eru góðar summar eru enn eitt sindur gamal dags hetta við bydding tað sum dansn skar kalla fyri betleri og at eg hvat kalla danum løsgangur altsu tey sum ikki arbeiða tær orðingarnar haldi e eri alt ov gamal dagst framvegis eisini í hesum uppskotunum at hetta er ein arvur frá einari tíð har mann helt at samfelagi vað sett saman áð nøkum fólkum sum áttu áttu alt og so vóru tað nøkrur nøkur sum bara høvdu sína arbeiðsmegu at selja og summi vórðu seta fyri tey kanska máttu selja sínum kropp og annað og tey skuldu revsast og koyr atil fongsul tað verður hilduð fram í hesum her púra púra ður púra avoldarhugsanarháttir alt tað sum her eitur bidding og hetta við ikki at at útvega sær eitt líkinda arbeiði hetta er heta er arvi frá einum fedalsamfelag ella frá minsta lagi einum einum tíðliga borgarligum samfelag har ið alt gekk út upp á at tey sum áttu framleiðslutólini og allar ognirnar í landinum skuldu kunna nýta restina av fólkinum til sína egnu arbeiðsmegi og síðani eru eisini ásetingarnar um um brotsverk í familjuni tær treingjast til at ddagførast og har haldi eg sum eg havi lisið meg til at eg haldi tær eru skilagóðar tær ásetingarnar har eru og tær broytingarnar sum eru men samanumtykið harra formaður so fari eg at siga bara oy oy oy ber tað veruliga til ber tað veruliga til at eisini hetta málið skal kroyssast ígjøgnum í teirri ja skulu vit rópa tað teirri dólsku politisku støðuni vir ilja í í føroyum í dag har eingin tykist verja tjóðina eingin tykist verja felags áhugamál eingin tykist verja rættartrygdina men mann buldrar bara ting ígjøgnum uttan nakra sum helst viðgerð og tað tyk ist eisi vera trupult at áhuga fyri tí hetta er eittað mest álvarsama máli sum vit hava viðgjørt ovit havaviðgjørt nógv longu í í hesum valskeiðnum hetta er enn eitt av teimum sum rætt og slattekivaldið frá føroyskum fólki áleggur okkum bond og leinkir ella faktiskt áset at vit skulu tjóðleggja okkum leinkhir vissu vit toru at gera okkum inn á ta fremmandavaldið sum hevur tikið í valdið í hesum landinum uttan nakrað sum helst grundarlag føroyingar hava ongantíð valt at vera partur a nøkrum donskum ríki føroyingar hava ongantíð valt at leggjast um nakað annaðvald og allíkavæl skulu vit her við enn tá við vælsiglinsi frá fólkaflokkinum og kristian andreasen áleggjir okkum tað tað má ikki henda lat okkum hvussu taka teir partarnir burturúr vist ut ætlar at fremja nakrar broytingar í revsilógini tað er bara okkara legalitetir móti føroyska fólkinum og móti tí føroyska fólkaræðinum sum at telja í einog hvørjari revsing um at verja
tað viðmerkingar fyrst siri stemberg ger so væl
takkfyriharar formaður ja eg kann ikki trúgva annað enn at akkurát hasar ásetingarnar mága blíva tiknar burturúr tí eg kann ikki trúgva at eitt samt løgting kann standa aftan fyri tað tað snýr seg um at mann skal fáa heimild til at revsa tey sum gera seg inn á danska statini vilja loysa altso tað verður ólógligt at vera loysingarfólk tað kann aldrin eg veruliga berja til so kann tað gott verða at tað verður víst til at tú hevur staðið í tí gomlu lógini men tað er altso ein himmalvíður munur á um tú staðið í einari lóg ella um tað stendur í einari lóg nú sum løgtingið samtykkir tað er væl tað sum tann vesiligi munurin og hvør kann avleiðingin vera vis mann fer inn og samtykkir eina so alvorliga lóggávu sum eg sum eg faktiskt ikki hopi vóni at mann ger oyal
ja har fannari
í fyrsta umfari so haldi eg tey flestu hava ta fatanina av av viðurskiftini hjá okkum eisini viðuskiftumvið danmark eru also bilum grundarlag og seviliseraði so eg rokni ikki við at danska at danska løgreglan fer at handtaka øllloysingarfólk í føroyum hóast hetta verður samtykt men tað er ófatiligt at vit ivirhøvur kunnu samtykja eina slíka heimild altso at geva einum fremmandum valdi einum løgmálaráðrur í einum í einum landi har vit ikki hava valt fólkini har sum ikki stendur svart mótvegis føroyingum up á nakran máta skal fáa heimild at fara inn og taka ein og hvønn eitt eittvørt løgtingsfólk eg trúgvi ikkia hendur utan uttan uttan undir ekstremunum umstøðum men eg kann nevna harformaður at tá ið fólkakvøðan hevði verið í seksogfjøruti og tá ið løgtingið tá ið fólkaflokkrin takk halað meg lí beinini ikki møttu upp tá vórðu ordrar givnir um at møttu tær upp tað var bara jáku jákusstovu sum møttu upp á tingfundi tá mann samtykkja loysingina tá stóðu løgreglufólk klár her at handtaka tingmenninar og eitt krígsskip lá á havnarvág klár til at handtaka tey sum gingu ímóti danska valdinum í føroyum og tað kann sjálvandi henda aftur men eg ímyndi mær at tað er ikkinakað sum føroyigar óttast fyri men vitmugu bara ikki gera fremja ta óbótagerðina at leggja slíkar leinkir á okkum sjálv ella leggja slíkar bindingar á okkum sjálv vit mugu a hava sum minsta ta virðing fyri okum sjálvum at vit ikki leggja okkum frívilja undir fremmaltsvaldið so fær
kristian andreasen eina viðmerking ger so væl
takkfyiha formaður eg má siga tað t tað er faktisktharmiligt at høgni hoydal er farin í andstøðu e givin eina føroum realpolitikk men alt snýr seg um eg vil siga ósakliga viðgerð hvat mann dregur óviðkomandi viðurskiftir inn í viðgerðina tá ið hann sigur hetta málið ikki verður viðgjørt ikki gongr fingu n at ingu eina viðgerð so so soso skal e bara vísa á at hetta uppskotið hevu fingið sera gjølla viðgerð tí verður sent allar møguligar hoyringspartar advokatfelag føroya føroyarættir og revsirættarliga ráðið og hvat hvat hdaveli er sum hava viðgjørt hetta málið her peint og tað er eg haldi tað er øgiliga syndarligt at høgni hoydal roynir at føra loysingarpolitikk gjøgnum revsilógina tað hoyrir onganstaðni heima og tú mást fyrihalda til tað fakta sum er at revsilógin er fyri at verja borgaran fyri at verja okkum her í føroyumí móti brotsverkum og vit hava trosst alt fingið lógina á føroyska so eisin at nú stendur í hvussur at yvir herser føroysku stovnarnir snevnda landsstýrið og løgting sum eru vard áðrenn var tað fólkatingið og

hár eg haldi krisi andreasen orð ftet soleiðis at at nú vild høgni hoydal føra loysingarpolitikk gjøgnum revstulógina nei tað sum hetta snýr seg um tað er at tann grovastu sambandspolitikkurin sum er sæddir í nýggjari tíð verður førdir millu anað gjøgnum revsulógina millum annaðgjøgnum rættargangslógina allar tær lóggávur sum løgmaður lagt fram kristinandreasen hevurverið fremstu ódviti fyri at verja tær hava máa burtur tær grundleggjandi prinsippini fyri hvussu vit sjálvir kunnu stýra okkum sjálvum mann hevu lagt totalt vald yvir til danskar myndugleikar her er eingin viðgerð fari fram mí heta r farin o viðgerð iðá onkrum lítlum akresu onkrustaðni her er eingin fólkaræðislig viðgerð ver í hesum málinum í føroyska samfelagnum ikki tað sum eitur og kristi andriasen segði tað sjálvur her ja nú má gjørt tað á føroyskum taðvilsig at nú skulu vit endla gera in løgtingslóg sum leggur sum sum staðfestir tað sum er kroystniður yvir okkum úr danmark ígjøgnum ættarlið nú skulu vit bara siga jam tað góðtaka vit vit hava sjálvur samtykt tað og tað er sanniliga ein ovurovurstór broyting og eg sigi bara eg vóni ikki at eg vóni ikki at teir sum vóru við tiltað stovna fólkaflokki í sínum tíð hoyra hetaher hvar teir so eruí
tær eru tað størsta bóltar út sum eg havi sæð nakrantíð frá einum føroyskum flokki at fara at verja slíkt var tað bjarni kárasund petersen sum fór hann við mær syngir so
takkfyi hara formaður ja tað er rætt at aftaná fólkakvøðuna í nítjan hudrað g seksogfjøruti tá sendi amtmaðurin herskili ella bað donsku stjørnu um at senda herskip til føroyar tá ljóðar sjálvandi nokk so fjernd nú tá tað eru eini hálvfjerðs ár síðani men mnmámann má ikki líkasum bara ganga út frá ella verið í góðari trúgv um at vist tað stóð til skarpskeringar hvør hevði so lógina á sínari hond altso vit hava sæð dømi um nýggjari tíð til dømis taka katalonina sum eitt dømi har fara har fer mann við lógarsmíð smíða í madrit við herligum frá madrit til bartelona á handtakafólk og tá ið eins egna politiska grundarlag byggir upp á tað sum hendan her revsirómman gevur lívstíð fyri tá haldi eg tað er púra ligitimt og við integriteti at mann kann stúra fyri hvat tað hevur a ávirkan fyri opolitikararnir sum standa við tí hugsanim tað haldi er nógv meira alvorligt eg haldi at ávísir partar av samgonguni burdi hildiðuppat við at niðurspælt tann alvornshøgni hoydal

ja tað er satt sum tú er sagt ati at eg ivist í um um um danmark fer at brúka harðligt vald danmark hevur síðani heimastýrslógina brúkt bleytt vald men tað bleytasta valdið elta tað tað harðasta valdið sum verður kallað bleytt ter at brúka tað er at brúka juran tað er at brúka lógir hugsi bara um hvørja tí evi a tí einastu ferð at vit hava stríðst fyri í føroyum at fingið okkara egna fiskimark okkara egnu vegir okkara egna mál okkar egnu kirkju og okkara egnu prátinkur so sigur mann nei nei nei nei grundlógin forðar fyri tí og so er mál ið liðugt á sama hátt verður tað her nei nei nei tit hava sjálvur samtykt í revstulógini hetta var sjóttið at gera tað vara at siga valdið liggur í løgfrøðini og tað er tað fremsta valdi dammar brúkar og so hjálpir tú mær harra formaður so mælir mann nú til at vit skulu leggja tær løgfrøðiligu bindingarnar á okkum sum fer at verða brúktr ímóti okkin í óendaligheit í okkara framhaldandi jsjálvstøðissríði men eg rokni við at bjarni koyra su petursen er samdur við mær útí at vit fara ongantíð at gevast og tað skal vera yvir okkara tað skal a skal vera í okkara lík at hatta hevurð verið gjøgnumførd uttan svøroyslag
so er tað steffan klein poulsen sum fær orðiðger so væl
takkar formaður ja vit viðgera løgtingsmál nummar tveyogfjøruti tað er revsilógin og tað er soleiðis at løgtingið samtykti í tveyogtretivuogfymtan at umseta revsilógina til føroyskt og hetta er so næst síðsta umfar sum er komið í løgtingi so er bara ein biti eftir at umsettast so er liðugt at umseta revsilina í hesum førinum so er talan um seks kapitlar tær snúgvast í um landasvik og oman í brotsverk brotsverk stýrskipanini alvandasom brotsverk ymsar gerðir sum eru til skaðar fyri almenningin bidding og skaðiligt inntøkvirksemi og brotsverk í familjuni og eg haldi at undanfarnir røðar hava greitt ræðula frá innihaldinum í hesum kapitlinum meir ella minni og tað er
efór nógv prát í tingsalinum fólk verða biðin um at fara út at práta meðan røðarin so røðaurin fær orðið ger so væl steffan klein poulsen takk tað er soleiðis at tær detaljur sum mann diskuterar í hesum lógarskotinum tað er tað er tað málsliga og so er tað eisini tað innihalsliga tí har eru nakrar innihalsligar broytingar og við tí málsliga so ynskir mann eina føroyska og lætt lesiliga lóg samstundis sum at teksturin er ella ikki víkir frá upprunatýdninginum og tað tað er tað kanst gerast øgiliga trupult og tað sær mann í ummælinum til hetta lógaruppskotið hvussutað verður diskuterað aftur og fram um um henda orðingin skal brúkast ella handaorðingin hvør hvat orð er tað rættasta fyri tann danska tekstin og og tann týdningin e og so er tað eisini serføroysk viðurskifti har mann kanska víkir longri frá upprunatýdninginum men so eru eisini nakrar innihaldsligar broytingar og har stendur at dgrundleggjandi verður hildið fast í at føroyska lóggávan ikki víkar ov nógv frá donsku lóggávuni á hesum økinum men so er nakrar broytingar allíkavæl og ella ja tær eg eri møguliga farnar fram ú danmark eisini men tær koma so til okkum nú og tað er uppstramming viðvíkjandi yvirgangi og serliga vátnaðum yvirgangi har verða fongsulsrevsingarnar øktar munandi og har eisini ein nýggj áseting um at tað skal verða ella tað blívur ólógligt at móttaka pening frá slíkum yvirgangsfelagsskapum og dríva handilsvirksemi ella hvat honur skuldi verið við teimum pengunum og so er ein onnur áseting sum verður nevnd tað er avmynding av hernaðarligum støðum og eg veit ikki hvussu aktuell hon er fyri okkum í føroyum men har eru so nakrar broytingar gjørdir eisini har soleiðis at ikki er lógligt at almenna kunn gera tilfar og eogflaggið tað verður tikið burturúr ella strika úr lógini soleiðis at mann ikki tekur euflaggið framum onnur fløgg og tað ger mann við tí grundgeving av at vit ikki ru partur av e u og so verða onnur evni eisini nevnd kjarnorka dopringarevni og prostititión har nakrar broytingar fara fram og ingilín didrerksen strøm hon nevndi eisini hetta málið tað so kallaða rætbulmálið har eitt sagnorðmanglaði og tað var við hesi grundgeving at dómarin segði at hann ikki kundi døma eftir hesari regluni men málráðið vísti so á at orðingini var í ordan og tað bleiv so bara orð móti orði og vit máttu so ella kundu ikki annað enn virða ta avgerð sum dómarin tók tá men vónandi sleppa vit undan slíkum støðum í hesum partinum í hesi kapittlinum sum nú verða umsettir men mann sær í øllum førum at tað tað fyllir nógv í ummælunum sum er komin inn hvat orð skal brúkast men eg vóni í øllumførum at vit sleppa undan at at dómarin ella hvør tan kann tulka lógina soleis at mann faktiskt ikki kann revsa sambært lógini tí at nú erður manglar eitt orð tað skulu vit í rættarnevndini í øllumførum gera alt fyri at umganga men ta er uttan iva gott at fáa eina føroyska revsilóg og og tað er neyðugt við avleiðingum í okkara samfelag tað er neyðugt við einari slíka revsilóg fyri at okkara samfelag skal hanga saman vis so ongrar avleiðingar vórðu ja men so var so verða kaos í okkara samfelag so vit í rættarnevndini vit fara at gera alt fyri at lýsa hetta málið so væl sum gjørligt og vit um her eru nakrir nakrar broytingar sum skuldu gerast og taka teir partar inn sum ja í størstan mun kundu tryggja okkum í at vit ikki koma eina slíka støðu sum við rebomálunum takk hara formaður ja takk høgni hoydal av eina viðmerkingeg ætlaði bara at vita hvørja
støðug miðflokkurin hevur tiltað prinsipiellu í hesum málinum um vit skulu samtykkja eina føroyska revsilóg sum áleggur okkum at revsa okkum sjálvi um so er at vit ávirka kann man siga tað fremmanda valdið sum tikið valdið í í í í føroyum um miðflokkrin hevu tekur undir við tí og hvussu samsvara tað við eg haldi miðflokkrin lava at siga sína sn ssíni sínir grundvirðir og síni primerumál altso at mann leggur slíkk vald til eitt til eitt land sum vit yvirhøvur ikki hava nakar ræði á har tær har tær løgdanski løgmannarann stendur ikki svart fyri nøkrum í føroyum h danski politikarstavnr ikn er svarts yvifri nøkrum í føroyum gangur miðflokkurin verliga við til at at fremjastíka lóggávu føroyum
so er tað steffan klein poulsen takk harar formaður
vit hava ikki umrøtt hetta so ræðiliga nógv enn ø nú kemur ti nevnd og vit koma sjálvandi umráða hendan partin eisini eg dugi ikki at síggja nakra forðing við at mann loysir antin ígjøgnum samráðingar ella fólkaavkvøðu ella hvat hann skuldi verið sambært hessar lógini men hetta er rættiliga prinsipielt og tí mugu vit sjálvandi brúka orku upp á at viðgerða serliga grein áttaoghálvfems sum hevur fingið nógva uppmerksemheit h men eg dugi ikki at síggja nakrar forðingur ír at vit fara siðlia fram vist mann ynskir loysing vistu er ein samgonga sum ynskir loysing at mann so fær at samráðast við danskar myndugleikar og og tekur tað harfrá h tí her stendur við við valdsnýtslu og hóttan og og annað og tað er ikki tað er ikki ein máti nakar ynskir at loysa uppá men hatta skal sjálvandi nágreinast takkhara formaðurjatakk
so fær bjarni kárasum petursen orðið og tá ið hann hevur havt orðið so verður ein døgurðasegnan ger so væl
øá heysti í tvey túsund og fimtan tá heitt e løgtingið á landsstýrið um at dagføra revsilógina revsilógina og føroyska tað arbeiðið tað skuldi gerast innan á eitt fimm ára skeið og ætlanin er at lógin hon verður liðugt dagførd nú í tjúgu einogtjúgu tjúgu tveyogtjúgu og tað sum vit viðgera her í dag tað uppskotið fyri heldur seg til kapittul tólv trettan tjúgu einogtjúgu tveyogtjúgu trýogtjúgu og hevur við at gera millum annað á landagsvík trygd føroya fólx yvirgang brotsverk ímóti stýrisskipanina og føroyskar landsmynduleikar og annað revsilógin hon verður gjørd upp í tveir partar undanfarna røðararnar hava verið inni á tí mann hevur ein vanligan part og so hevur mann ein serligan part og tað sum vit viðgera í dag er tann sokallaði serligi parturin og tann almenni parturin ella vanligi partuin hann hann væntar og hetta her arbeiðið er er ræðuliga umfatandi tað er eg gjørt í samstarv við millum annað málráði og revsirættarliga ráðið sum hava ráðgivið í ávika vismálsligum løgfrøðiligum spurningum og annars er uppskotið eisini sent rættiliga broytt til ummælis revsilógin hevur verið danskt málsøki og tískil er tað ikki at siga til ati at lógin í sínum upprunalíki er gjørd eftir donskum viðurskiftum tá ið revsilógini er yvirtikin so hevur tað tí verið neyðugt at tillaga lógina til føroysk viðurskiftir tað er ikki tikkum at siga so eru tað mong donsk viðurskiftir sum ikki gera seg galdandi í føroyum sum sigur seg sjálvt og harafturat eg lógi føroyska soleiðis at mann kann lesa tað á føroyskum sum eg haldi hevur alstóran týdning fyri okkum føroyingar og okkara rættartrygd tað at ikki hava revsiløgina í galdandi fyri okkum føroyingar áikki á okkara upprunamáli er sjálvandi ein grundleggjandi avbjóðing á okkara rættartrygd tað eru nógvar ásetingar í revsiløgini sum eg haldi eru hóskandi og viðkomandi men tað fer neyvan at skelka tykkum at eg fari at nýta orkuna upp á at tosa um millum annað grein áttaoghálvfems um kapitlarnir serliga ásetingarnar grein tólv og trettan kann mann siga at tað yvirlappar í ein ávísan mun tað stóð positivt nevnt at brotsverk sum revsiráman umfatar í kapitlunum eru ímóti danska statinum og donskum myndugleium tað hevur mann síðani henn tillagað til at tað gongur greitt fram í kapittul tólv og trettan at ásetingarnar viðvíkja brotsverk ímóti føroyingum og føroyskum myndugleikum í grein áttaoghálvfems í donsku revsiløgina stendur dnsom fortakarin handlingder syktur til vt utlandsk bitstand md maktanveni ela verða vtrusssildera om at bringudegn dansku stat elernondladegn uni fremmiterridømi ella løshivnoindelastatin straffisum er fengsil polivstit og eg var eg eg segði tað eit eitt sindur til viðmerkingina til høgna hoydal altso fólk halda kanska tað at tað at stúra fyri hesa ásetingina onkursvegna er at vera paranoit men sum eg segði í áðni tá eins egna grundleggjandi politiska yvivivísing er í tekstunum ellar at løsrivi nondlastatin og revsiramman er lívstíð haldi eg at við integiteti og ligitimiteti kann loyva mær at stúra fyri ásetingini millum annað tí at tað er hægsturættur sum hevur ovasta tulkingarmyndugleikan tí at hægstu rættur er hægsti innstansur í ríkinum og er danskt ella felags málsøki um mann vil kallata vit sóu í tvey túsund og fjúrtan hvussu katalonar vóru fongslaðir eftir lógartekstunum smíðari í madride við hjálp av løgregluligum úr madrid til at hondhevja ta lógina og um tað bara er ein eg varka lítil kjansur fyri at eg kann fáa eg persónliga kann fáa lívstíð fyri mínar politisku gerðir so fari eg altíð at mótmæla tí harðliga í føroysku revsilógini stendur at lesa tað sama men í staðin viðvíkir tað at loysa ella leggja føroyar ella partur av føroyum undir fremmant vald og at tað verður revsað við lívstíð eg veit ikki um tað skal skiljas soleiðis at um norðoyingar valdu at stovna lívveldið norðoyggjar so kundu teir fingið lívstíð sambært føroyskari lóg tað virkar mær eittsindur absurd men tað sum er viðkomandi í hesum førunum tað er eisini tað at í kapittul tólv grein hundrað og tíggju í kapittul trettan grein hundrað og átjan b verða innsettar ásetingar har tað framgongur at brotsverk mótvegis danska statinum og donskum myndugleikum undir hesum kongi fólkatingi og hægstarætti verða revsaði á sama hátt sum brotsverk ímóti føroyar og føroyskum myndugleikum so eg skilji tað soleiðis nú er ikki løgfrøðingur men eg skilji tað soleiðis at vit samtykkja eina lóg har tað stendur at føroyingar sum royna at loysa seg í ríkinum tá er tann danska og føroyska grein áttaoghálvfems í spæl um mann brúkar amboðini sum eru nevnd í tekstinum væl at merkja tað við utlandsk bistand ella trussil ella hvørt á sínum tað líkasum aktivera greinina men eg havi ikki blint álit á ella standa við góðari trúgv um at tann danski hægstarætturin fer altíð at standa á mínari síðu tá ið hendan grein verður spæl tvørturímóti mann kann til dømis spyrja hvat uutlandsk bistand er fyri nakað altso er tað fíggjarligu stuðul altso tað til dømis at tjóðveldið hevur gð góð sambond við junsber katalunja ella skottiski nation up ár teg hvør skal tá siga at tað er ikki er utlandsk bistand til at fremja eina ávísa politiska gerð tað er tað ikki nakar føroyskur rættir sum tekur avgerð um í øllum førum so eg haldi at partar av samgonguni kanska teir meira ríkissinnaðu mugu halda uppat við at i undirspæla týdningin av hesari greini so fari eg at royna at ikki yvirspæla týdningin í hesari greini tí eg haldi at vit mugu koma eitt sindur til bots í hvat hon ítøkiliga merkir fyri okkara rættartrygd og fyri okkara politisku skipan sum heild tá ið tað er sagt harraformaður so haldi eg at tað er upp á tíðina at vit fáa eina føroyska revsilóg og eg haldi eisini at fyri sovitt tað mesta av øllum hinum ásetingunum er í fínasta ordan men eg haldi at hetta her er nógv meira alvorligt enn hvat mann ger tað til og summi hava hug til undirspæla tað og tað kann vera at onkur yvirspæli men hetta er alvorligt og tí haldi eg eisini at tað er viktigt at tá ið mann fer at viðgera hetta her í rættarnevndini tá fer amn at brúka ta neyðugu orkuna sum skal til fyri at syrgja fyri at hetta her ikki er ein áseting sum vit fara at angra í framtíðini takk fyriha formaður ak so erta
hava nakrar viðmerkingar fyrst kristian andreasen ger so væltakkvyhera formaður
eg eri øgiliga yvirraskaður yvir at paragraf áttaoghálvfems skal verða løgd út altso aðat teksturin skal vrðalagdur út so einrsum han verður gjørdur her í dag bæði bjarna kárasuom peterssen og av høgna hoydal tí paragraf átaoghálvfems er ein ein ein paragraff sum handlar um landasviku taðvil siga at visti mann fremur eina ger í miðar við útlendskari hjálp við valdsnýtslu ella hóttani á valdsnýtsluma loysa ella leggja føroyar ella partur av føroyum undir fremmant vald verðr revsaður við í upp til lívstíð og so stendur eisini at tað er vistu mannkil brúka tað visuman brúka sapotasju framleiðslustongsil ella ferslustongsil ella opna tað málið so verð mann revsaður tað sigur seg sjálvt hetta er einki við føroyskan loysingarpolitikk at gera hetta er einki við politikk at gera hetta er einki við kataloniinn at gera hetta er ein spurning um at revsa nakað sum er tað mest grundleggjandi rættirin vit hava at eingin skal koma her við hernaramegi og tak okkum og leggja okum inn undir eitt annað vald og sovíðari og tað er tað vit muga fyri thlda okkum til ikki grugga málið við at at tosa um sjálvstýrið so er tað bjarna
kann káarason petersen ger so væl
tað kann vera kristian andreasen er ikki stúrir so nógv fyri greinina tí hann kanska ikki er fullveldsmaður men eg eri sjálvur fullveldsmaður og ein og hvør grein í einari føroysku revsilóg sum potensielt kann geva mær lívstíð ta at tað er ikki eg sum definera hvat maktanmevn sigur tað e ikki eg sum definera hvat truszildera ommer tað er ikki eg sum definera hvat tann danski staturin er ella fremmant harradømi ella leysríðilsi hvat er hvør hevur tulkingaugleika myndugleikan taðhevur hægsturættur tað havi eg ikki og hægsturættur arbeiðir fyrst og fremst fyri danskir myndugleikar og danska fólki har næst fyri tað føroyska fólki tað er mín ivirbvísingur kristian andreasen hevur rætt í at tá ið vit fara tá ið vit skulu tosa um loysing ella ella ella tað stovna a føroyska líveldi so skal tað sjálvsagt vera undir demokratiskum prosessum eg haldi bara a hendan her greinin kann blíva misnýtt til frama fyri danskar myndugleikar skuldu tað komið til skartskeljingar tí vit skulu altíð síggja tað í tí ljósinum hvat hendir tá tað kemur til
ja
hormar nei eg eri so sára samdur við bjarna kárasum petersen eg hann leggur tað fullkomliga rætt út og uttan muntl hristanandreasen sigur so kann fer tað bara t lesa uppskotið tað stendur jú púra greitt í tí man he roynt tað føroyska nakað men framvegis er tað øll hendan lóggávan her ein fullkomin verja av danska sokallaða danska eindarríkinum sum danir síggja tað og her stendur jú sum bjarni kárasuom petersen siteraði at loysa at loysa er revsivert við upp til tólv ár tað stendir beinleiðis í kreina átaoghálvfems og hvussu ið kkristin andreas kann fáa tað øðrvísi ja tað veit ikki um bjarni kárasum petersen kan orklára mær men eg skilji tað so ikki uttan tað at vit eru endaðu í tí mest sambandska reskimunum sum sitið hevur í føroyum í nýggjari tíð
um ger so væl takk fyri at fáa mær og takk
kun at heita til viðmerkingina altso eg vil geva khristian andreasen rætt í at greina áttaoghálvfems tosar um at vistu mann vil fremja loysingina ígjøgnum nøkrum amboðum sum vit ikki sum ikki eru demokratisk og sum vit heldur ikki fara at nýta problemið er bara tað at tað eru ikki vit sum hava definitiónsrætt nakað altí hetta her merkir ercjurist eg dugi ikki oriliga at staðfesta hvussu er og ikki men eg gangi út frá at katalanrnar hava í góðari trúgv roynt at loyst eftir demokratiskum prosessum og so ehevur mann frá sentraladiminstratiónina komin við nøkrum paragraffum og sagt hetta heri stríð við grundlógina og so sendir mann herlig eg eg eg rokni ikki við at nokur at donsk herligi fera at koma til føroyar nærmast framtíð men eg royni at hugsa í teimum hypotetisku sinarinum har tað kemur til skarpskeringar tá ig ivist egikki evein løtu í at danska stjórnin kann vera til reiðar til at brúka valdsnýtslu tá ið paragrafirnar ikki longur nytta serliga nv og fólk sins vilja her í føroyum trum fær tað so erta

eg haldi at bjarni koyrasom petersen gav okkum eina øgiliga nøktarna gjøgnugongd av hvussu hann sær hetta her málið og tað er eingin ivi her hjá mær at sjálvandi skulu vit lukka fyri hasum har tulkingarmøguleikanum og eg má siga eg eri eisini skelkað av at kristian andreasen forsvarar hetta tí hetta eigur at vera nakað vit øll kenna okkum trygg við hetta má ikki potentið kriminalisera tann partin av føroysku politisku skipanini sum gangur inn fyri at føroyarplássið sjálvstøðar og tað eigur at vera púra innlýsandi fyri kristian andreasen at vit øll skulu kenna okkum trygg við akkurát hesa paragrafinum takk fyri
nei bjarni kárasun ger so væl takk fyra formaður
altso tað sum er trupult viðja tð eitt tað trupult at fáa navn hjá mærrætt men tað sum er trupult við at hava vit føroyskar nei danskar myndugleikar at gera tað er tað at teir fara altíð at halda kortini tætt og vit skulu alla tíð krevja altso tað skal hálast úr munninum á teimum tá ið tey skuldu staðfesta vit hava sjálvsavgerðarrætt tá ið vit spyrja tey um radarstøðina sum skal eftir eftir ætlanini setast upp í føroyum hava vit sjálvsavgerðarrættin tey vilja ikki svara hví tí tey vita hvat svari er og tey vita vit ikki dáma svarið tað sama er galdandi við at staðfesta okkara gerðarætt í st vit vilja hava tað staðfest tey vilja ikki gera tað og her vilja eisini hava staðfest at eg sum politikarar sum gongur inn fyri loysing ikki kann fáa lívstíð fyri mínar politisku gerðir ella mínar politisku hugsanir tað fáa tað staðfest er øgiliga týdningarmikið og tí skal mann ikki undirspæla tað at tað er tað sum hendan her greinin viðvíkur takk fyri hara formaður
ja takk so verður tingfundur niðurlagdur og uppaftur tikið klokkan hálvgum tvey trettan tretivu so er fundurin uppaftur tikin vit halda fram við orðaskiftinum um løgtingsmál fyrstu vit eru løgsmál nummar tveyogfjøruti tað er revsilógin sum er til viðgerðar og nú fær kristina háfoss orðið ger so væl ja takk fyri
til viðgerðar er ein rættiliga stór broyting lógarbroyting í revsilógini á fyrsta av øllum at huga a nevna at at er ómetaliga fegin um at vit hava heimtikið ábyrgdina av revsilógini og tað natúrliga næsta stigið hevði verið at vit her á løgtingi tóku stig til eisini at heim taka ábyrgdina av okkara dómsvaldi og okkara løgreglu og tað ver vónandi í nærmastu framtíði ikki minst tí at tá ið vit tosa um hvør tað er sum skal tulka hesar lógirnar sum vit samtykkja løgtingið so er tað jú dómsvaldið so tí hevur tað ófatiliga stóran týdning hjá okkum at fáa tað eisini á føroyska hendi tað er eisini gott at vit síggja í hesim lógaruppskotnum at nú eru vit komin nokk so væl áleiðis við einari kant mann siga eini nýggjari revsilóg á føroyskum máli og tað hevur eisini verið ein drygv tilgongd tað er umleið fimm ár síðani at løgtingið samtykti at mann skuld fara undir eina føroyska revsilóg og her hava sitið nógv embatsfólk og arbeitt við hesum nógv ár og og takka teimum fyri tað arbeiðið sum tey hava framt eisini takk fyri ta framløguna sum løgtingsfólk fingu um um hetta lógaruppskotið men tá ið vit gera føroyskar lógirso hevði eg verið gott at vit gjørdu lógur við útgangsstøð tí føroyska samfelagnum og ikki minst tá vit tosa um eina revsilóg tað verður eisini nevnt í viðmerkingum at tað hevði verið ynskið og tað eisini onkr av av framsøgufólkum her sum hava víst á at tey kundu ynskt sær tað men tá vit hyggja at hjólinm hesum lógaruppskotinum so er hetta meir ella minni ein umseting av tí onsa donsku revsilógina tað er eisini ótrúliga týðandi at vit menna tey føroyska rættarmálið sum fleiri veða inni á eisini og her er mann gjørtsær ómak við at hava millum annað málráðiinni sum er gott men aftur har kann mann vónandi frameftir kenna seg enn meir frían í hvussu vit velja at menna okkara føroyska rættamál men eg skilji í samband við heimtøkuna a hasum málsøkinum so kennir mann seg p á onkran máta bundnan av at leggja so so tætt at tí donsku lógini sum møguligt har er hvpa mín fatan tan at vit hava yvirtikið á málsøki og tað er her er løgtinginumvið gera lógirnar so sjálvandi skal løgtingið kenna seg frítt til at samtykkja tær lógur íviðmeti rættari fyri tað føroyska samfelagið nú er má bara fimm minuttir so eg fái ikki faar inn á allar broytingarnar men eg hugsaði líka at taka fatur í hesa her lógarásetingina í kapittul tólv grein áttaoghálvfems sum snýr seg um landasvik og onnur brotsverk ímóti ímóti sjálvsakjararætti og trygd føroya fóls og annað hetta snýr seg jú um brotsverk av politiskum slagi og eg má siga eg var øgiliga vónbrotin tá eg sá at júst henda orðingin er meir ella minni bara eitt kopi av tí donsku ásetingini har mann bara hevur sagt at har sum tað annars stóð danski staturin og danskir myndugleikar sum a broyttitað til føroyar og føroyskir myndugleikar skal geva vart við løgtingið at allastaðni har sum tað stendur øføroyar og føroyski myndugleikar har varð upplýst eisini tá ið túð gjøgnumgingu lógina at hetta er eisini galdandi fyri danmark og danskar myndugleikar so tá ið vit síggja at tað verður nevnt føroyar føroyski myndugleikar so er tað henda lógin also eisini galdandi fyri danmark og danskar myndugleikar hyggja at at tí paragraffini sum stendur orðarætt í grein áttaoghálvfems at tann sum fremur eina ger í miðar eftir við útlendskari hjálp við valdsmisnýtslu ella við hóttan um valný at loysa ella leggja føroyar ella partar av føroyum undir fremmanvald verður revsar við fongsli upp til lívstíð eg má siga at hetta er ikki ein áseting í løgtingið eigur at taka undir við og vit í tjóðveldi vilja staðiliga mæla frá hesari ásetingini sum enevnt hetta snýr seg ikki um at verja føroyar hetta snýr seg um at danskir myndugleikarar gjarna vilja tryggja sær hetta amboðið av ein læra orsøk eitt er at vit hava havt hesa donsku ásetingina ínógv ár nú hava verið næstan tjúgu ár í politikki eg hava ofta tikið seg greinina fram og víst á hvussu ótíðarhóskandin er nú standa v vit í føroysku útgávuni vit hava møguleika til at orðana soleiðis sum vit ynskja her í føroyum sjálvandi skulu vit so gera tað og vil heita inniliga á rættarnevndina og eisini formannin í rættarnevndina at vit royna at finna eina orðing sum øll kunnu kenna seg afturí tað er ikki á hvørjum degi vit standa við ein sóra revsrættarlóg vit stóðu eisini við ptlógini og ti løgreglulógini fyri fáum mánum síðani tá samtykti løgtingið tað var so ein donsk lóg at danski myndugleikar kundu yvirvakja og avlurta løgtingsfólk teir fingu óg log til tað í hesum sigur mann at eru tað fólk sum arbeiða fyri at loysa partar av av ríkinum g ella loysa gera føroya sóssøland so kann mann í ringasta føri enda við við fongsul upp til lívstíð tað er ikki í lagi fleiri hava veru eisini veri inni á tí sjálvandi vænta vit ikki at danskir myndugleikarar høvdu valt at brúkt tatta ambeiðið sum tað fyrsta men tá ið tað kemur til skarrskeringar tá ið ástendur so hava teir nú heimildina og tað svara til at løgtingið samtykkir av slag av løgfrøðiligum hodjørnum og sigur ah ja vit leggja okkum sjálvvegis hndjónni tað verður nokk ikki brúkt men tað kann gott verða brúkt vit hava verri dømir aðrastaðni í europa ta er blivur nevnt fleiri ferðir r niðri í katalonia har er bæði ngforkvinnan og minnistarar pá grund at hava brúkt demokratisk amboð sum fólkaatkvøðu koyrd tólv ár í fongsul júst vísandi til líknandi orðingar tí lat okkum finna eina aðra orðing og lat okkum saman tryggja at henda lóggávan ikki sær soleiðis út tá hann kemur

og tað sum ger støðuna enn verri kann ikki undirstiga nóg ofta tað er tað at vit hava enntá eisini ein danskan hægsarætt og ein danein danska rættarskipan sum skal til at tulka hetta her so tíðin er farin men ein innlegáheitan á rættarnevndina lat okkum fáa broytt hetta
góða viðmerking tað er bjørt samulsen fyrst ger so væl ja takk fyri tíverri er
trað soleiðis at hóast orðini nú er føroyskt so er tað framvegis ein hóttan ímóti øllum teimum sum arbeiða fyri at føroyar kann gerast eiein sjálvstøðugt land at mann í veruleikanum kann blíva revsaður fyri tað og tað kann gott fara at verða nýtt ein dag hvar tað kanska sær út til at blíva veruleiki men eg ætlaði at spyrja kristina háfólst í mai í tvey túsund og ellivu tá samtykti hetta løgtingið at ta rætta skipaninar nevnd skuldi setast á orði eina føroyska revsilóg og eina føroyska rættarskipanarlóg tann lógin bleiv tíverri avtikin tikin av aftur avborgarligu samgonguni sum kom til stutt aftaná har fólkaflokkurin var við og sjálvstýrisflokkurin eisini teir tóku simplten ta lógaruppskotið av tá var ætlanin at mann skuldi gera hesa lóggávuna við støði í tí føroysku jørðini ella føroyska taka støði í føroyska samfelagnum gera eina føroyska revsilóg akkurát sum øll onnur samfeløg hava hvat heldur kristina háfossum átti mann ikki at fingið tað arbeiðið í gongd takk fyri takk fyri ger so væl kristinaa
toss
jú og tað var øgiliga harmiligt at tann lógarbroytingin bleiv spola aftur kann mann siga tí sjálvandi skulu vit hava føroyska lóggáva tí økinum eisini og tað er ein góður máti at byrja eisini ta heimtøkuna við at fáa alt lógarverkið gjørt rundan um okkara rættarskipan tað er eisini a natúrlig forleingi av at vit hava yvirtikið revsirættarlógina sum vit viðgera í dag lati okkum nú fáa eisini arbeitt við at fáa rættarskipanina føroyska hendir og alt tað annars sum manglar millum annað eisini løgregluna men aftur til hesa orðingina og serliga hesa broytingina í grein áttaoghálvfems tað er óalmindiliga neivta løgtinginum at halda at neina við seta tað bara inn tað verður nokk ongantíð brúkt ja men hví so hava tað í lóggávuni tað gevur onga meining og vit síggja aðrastaðni europa at tílíkar orðingar verða brúktar ímóti fólki tá ið tey vilja arbeiða eisini við fólkaræðisligum amboðum og fólkaatkvøðu so verður tað brúkt ímóti teimum og tey verða koyrd íl fongsul í í íkataloninr upp til tólv ár við vitja hvat hvat hendir í føroyum takk fyri so er tað crist
andreasen sum hevur neitt við mær sangkirkjurðsval svaraði parlamaður eg haldi tað at áttaoghálvfems
sum er sum er um dygdarborðinum er ein vanlig regla sum er galdandi í øllum londum eg veit um í hvussu øllum norðarlondum bara mann hevur eina áseting um at vit søg fólk við útlendskari hjálp at við útlendskari hjálp við valdsnýtslu ella heittan á valdsnýtslu vilja loysa føroyar og leggja føroyar saman við einum fremmandum stati hann verður revsaður upp til fongsul og biografi og tað er tað sum er eittur landasvika het hetta hevur einki við forholdur millum danmark og feira at gera yvirhøvur slett yvirhøvur ikki og forðar ikki sjóheilsflokkinum í at arbeiða fyri loysing og helst fólkaleikinum í at gera tað vit mugu vera realistisk og arbeiða undir teimum stovnum sum vit hava einaferð vit hava ikki yvirtikið í rættangangslógina vit halu ikki yvirtikið á ákæruvald sum so so einki vit ikki hava gjørt tað sum má vit arbeiða realistiskum ella toyri verandi karmum vit hava í dag tað er eitt tær stjóran at gera so eg skilji ikki líka sum hóttan ella stúranina hjá kristianum hafnós hon kundi kanska sagt mær hvat hon gongur sín fyrr staðin fyri takk fyri
bjúi ger so væl kristinaafoss ja takk fyri hasa inn
bjóðingina khristian andreasen eg vóni veruliga at nú tá málið fer í rættarnevdina at vit kunnu seta okkumniður g hyggja at hvussu vit skulu orða hesa greinina betur soleiðis at vit øll kenna okkum trygg við tað sum vit amtykkja heraá løgtingið tað er ikki rætt at at samtykkja teg uppá á nakran sum helst máta vit vita at tað kann venda aftur og kann verða brúkt ímóti fólki sum sita her á løgtingi í ringasføri nei í verandi støðu kunnu vit ikki ímynda okkum um tað men tá tað kemur til skarkjaringar so kann nógv henda tað havi eg sæð í fleiri europeiskum londum vit hava faktiskt eisini sæð tað í føroyum og vit hava eisini hoyrt tað sjálvt undir fullvælusamráðingunum so komu hóttarnir ímóti ávísum fólkum har tað bleiv víst til at tað kundi verða tulkað sum landasvik og uog harvið eisini upp til lívstíg í fongsul eg haldi ikki at vit skulu taka tann váðan á okkum hví skulu vit tað tí vit vilja øll tryggja at í føroyum skulu føroyingar ráða og tí fer man ikki at samtykkja eina lóg sum sum potensielt kann forða tí takk fyri
tán a siri stenberg sum hevur eina viðmerking ger so væltakk fyri harra formaður ja okur eru nokk á
ta størstu sambands kós í nýggjari tíð ttaðslett eingin ivi um tað og nú ætlar mann so at sementera tað við at mann biður fýra løgting áseta eina revsing fyri tey fólkini sum vilja loysa tað er faktikt tað mann ger og samstundis hav vit okur hava ikki hesa her føroysku rættarskipanina sum krstinohoffst fór inni á hvat týdning kann tað hava tá mann samtykkir ikki bara hesa lóggávuna men tað verur eisini verið onnur mál í hesum samgonguskeiðnum at mann ikki hevur eina føroyska rættarskipan sum mann kann tulka lógina upp ímóti hvøru ávirkan kann tað hava á á á fýrra land takk fyri ger so væl christi
kína hofus ja tað at vit
at ikki hava eina føroyska rættarskipan tað ger bara tað at tað er ein donsk rættarskipan sum skal tulka allar tær lógur sum vit samtykkja her á løgtingi og eisini hesa ásetingina her tí hevur tað enn størri týdning at løgtingið tryggjar sær at tað ikki kann vera nakað ivi um at vit í føroyum til eina hvørja tíð hava rætt til at brúka øll tey fólkaræðisligu amboð sum eru tøk til at útinna okkara sjálvsavgerððarrættyvirskriftin fyri grein á tólv er eisini sjálvsagarðarættur løgtingið er samt um at vit hava sjálvsagarðarætt føroyum vit eru samd um at vit skulu kunna brúka hendan rættin á demokratiskan hátt tí mugu vit tryggja okkum at hendan lógin ikki á nakran hátt kann vendast tann vegin at vit missa okkara sjálvsagarðarætt tað vónir vit kunnu vera samdir um og tað vónir eisini at formaðurin í rættarnevndini kann vera samdir um og hesar orðingarnar viðvíkjandi politiskari og píblandi hvat merkir tað altso tað má mann eisini vera samdir um tí tað at all ja takk fyri

viviðgerðar eru uppskot til løgtingslóg um broyting í lópikentkørilsi á mestraffulógin og eg má bara siga mær at eg eri rættiligani skeptisk um partar av hesum uppskotinum tí við hesum her uppskotnum herso ger mann øll loysingarfólk í føroyum til møgulig brotsfólk grein áttaoghálvfems í uppskotinum sigur í endurgevi tann sum fremur eina gerð í miðjaræftir við útlendskari hjálp við valdsnýtslu ella við hóttan um valdsnýtslu at loysa ella leggja føroyar ella partar av føroyum undir fremmant vald verður revsaður við fongsli í upp til lívstíð sitatslutt harra formaður vit eru fleiri sum arbeiða fyri at loysa føroyar at leggja føroyar undir føroyskt vald skulu øll loysingarfólk í føroyum nú revsast tí vit arbeiða jú als ikki fyri donskum áhugamálum og sambært hesum her uppskotinum her so arbeiða vit ímóti trygdini hjá danska statinum tí vit vilja loysa føroyar og leggja føroyar undir føroyskt vald eg veit væl át tað stendur við valdsnýtslu ella hóttan um valdsnýtslu men hvat er valdsnýtsla vit í tingunum her vit skulu eitast at hava vald vit í tingunum her vit skulu eitast at hava vald og tað valdi fari eg í øllum førum at royna at brúka til at loysa føroyar er tað ein brotsgerð at brúkas hað valdið í føroyafólk hevur givið okkum her í løgtinginum til at loysa føroyar og leggja føroyar undir føroyskt vald loysingarfólk eru í flestu flokkum í føroyum og tí haldi ikki at løgtingið má samtykkja hendan her partin um loysing og revsing tí so gera tit øll loysingarfólk í føroyum til møgulig brotsfólk í føroyum skulu føroyingar ráða og tað skal ikki vera eitt brotsverk takk fyri harra formaður ak fyrivit hava viðme
taih skingti fyrst bjørt samesen sigur so væl
ja takk fyri altso løgtingið hevur nú møguleika fyri rættarnevndin kann gera eina broyting sum staðiliga úttrykkir júst tað sum beinta løvið hevur ført fram í sína røðu at tað at arbeiða fyri at føroyar gjørt eitt sjálvstøðugt land á ongan hátt kann metast at vera kriminellt tí veruleikin er tann at hóast revsilógin er yvirtikin so við hesi orðingini sum stendur í dag so er ivamál um hvat hendir í einari støðu har mann kanska fara meiriluta fyri loysing men har danir so siga ja men tað jú strívir grundlóg og tað er strívið danskar revsilógin tað er strívið hetta og hattar og forrestin tulkar rætturin tað eisini sum at tað er strívið føroysku revsilóginum so ella spyrja beint í løgu um tað ikki er upplagt at mann í felag finnur eina orðing sum allir flokkar kunnu taka undir við og sum ger at hesin yvin verður ruddaður av vegnum takk fyri
ger so væl beint tí løg u jacobsen takk fyri hara formaður so av
gjørt tí um so er at løgtingið samtykkir júst hesa her orðingina sum hon er nú so ger hon meginpartin av føroya fólki tiltil brotsfólk tí at meginpartin av føroya fólki gongur onkursvegna inn fyri at loysa føroyar úr danmark so hetta má alsað ikki koma fyri og stóð tað til mín so so haldi eg bara hendan her greinin her skuldi verið strikað fullkomiligani tí at við livjavnum fóltkaræði og er tað soleiðis at tann meiriluti at føroya fólki ynskir at føroyar verða lagdar undir føroyskt vald so kunnu vit ikki fara samtykkja eina lóg sum gongur ímóti fólkaviljanum í føroyum og ímóti føroyska fólkaræðinum so sjálvandi má hetta broytast takk fyrihara formaður takk fyri
so er tað kristina hofoss sum hevur eina viðmerking ger so væl ja beintaløu
sor at lýsir tað so væl hetta snýr seg um at vit nágreina nøkur ting áðrenn vit samtykkja lógina asto tað er ikki longri enn tað um tað er soleiðis at øll eru samd um og tað gangja út frá at vit kunnu í føroyum arbeiða fyri at føroyar skulu gerast sjálvstøguland vit kunnu gera tað við at brúka tey fólkaræðisligu amboðini sum eru tøk jamen so mugu vit broyta hesir orðingina tú kann væl brúkast ímóti løgtingsfólkum vit samtyktu eisini eina aðra lóg fyri fáum mánaum síðani ella samgongan samtykti hana viðvíkjandi pt og løgreglu har øll løgtingsfólk kundu blíva avlurtaði altso hetta er ein rættiliga løgin gongdhaldi har løgtingið up á onkran máta velur at leggja seg sjálv í onkur løgfrøðiligu hondjórn sum vit ikki próvast so eg vóni bara at tað skal eydnast rættarnevndini seiði sum beitta løður eitisindini á at fáa nakrar øðrvísi orðingar soleiðis við øll kenna okkum trygv við tað sum verður samtykttakk fyri ger so væl beint
lgu jacobsen ja takk fyri altso sum eg lesi hetta um so
aði tá uppskotið her verið samtykt nú við sær til greinirnir so gongur hetta beinleiðis ímóti tí føroyska fólkaræðinum tí um so er at ein meiriluti av føroyingum nú ynskir at føroyar skulu loysa og leggjast undir føroyskt vald jamen so samtykkir løgtingið nú eina lóg sum sigur at tað sleppa tit ikki og tá gongur mann beinleiðis ímóti fólkavald altso fólkaræðinum í einum demokratiskum samfelagi og tað ber ikki til tú kanst ikki gera meira enn helvtina av føroyingum til brotsfólk vit skulu eisini kunna hava møguleika at hava nakrar demokratiskar hugsanir í einum fólkaræði takk fyri
stenberg sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri at formaður ja eg eri sjongd við beint í løgunum
høvi soleiðisum mann lesur uppskotið so kan mann siga at loysingarfólk verða næstan løkt undir at hava ólógligt virksemi soleiðs sum tað stendur og tí haldi eg sjálvandi at tað má takast úr tann parturin okur sjálvandi akkurát líka demokratiskt vald sum øll onnur og hava í okra stevnuskrá at okur vilja vera sjálvstøðugt land og vissi mann ikki kann respektera tað so ger mann seg onkursvegna eisini inn á fólkaræðið visi mann samtykkir hesa lógina so tað skal bara vera eitn áheitan um at at tann parturin verður tikin burturúr tí her kunna vera onnur ting í sum verður fín í hesi lógini men ikki avta har takk fyri takk fyri beintat
søgi jakobsen ger so væl ja takk fyri harra formaður
ja sum siri stenberg sigur so eru nógv onnur ting ílógini sum kunnu vera fín men júst hesin parturin her grein áttaoghálvfems eg haldi tað er vandamikið fyri tað føroyska fólkaræðið tí at so er einki ella so skerja vit øll førumda føroyska fólkaræðið um so er at fólk nú ikki kunnu fara at taka undir við at loysa føroyar úr úr danmark og leggja føroyar undir føroyskt vald og tí vóni eg at rættarnevndin fer at hyggja neyvt ígjøgnum hetta og fari gjørt okkurt við hetta tí vit mugu eisini hava eitt fult fólkaræði hundrað prosent í føroyum takk fyri harra formaður takk fyri
so er tað høgni hoydald sum hevur orðið ger so væl
formaður eg helt okkurt suffai í salinum nú men hetta er eitt týdningarmikið mál at at eg haldi ati tað eigur at fáa so drygva viðgerð sum gjørligt eisini undir fyrstu viðgerð eg vóni at løgmaður tekur orðið eisini øhmeni eg ætlaði bara at viðmerkja tað nú hava bæði kristina háfossur beintá beint á løgu víst á fleiri viðurskiftir men vit átu væl ikkiat verið ósamt vat eg sum stendur í lóggávuni og tað stendur í grein áttaoghálvfems sum vit hava verið inni á at tann sum fremur ein ger í miðareftur við útlendskari hjálp og síðani kemur við valdstøku og annað at loysa at leggja føroyar ella partar av føroyum undir fremafvald verður restsari fongsli upp til lívstíð

hundrað og tíggju geiturin har stendur á sama hátt verður tann revsaður sum fremur tær í grein áttaoghálvfems til hundrað og tíggju nevndu gerðir mótvegis danska statinum ella myndugleikum hansara herundir nkongifólkatingið og hægstarætt so her er eingin sum helst ivi um at tað sum stendur í reina áttoghálvfems er eisini galdandi mótvegis danska statinum so langt mugu vit kunna verða samd og spurningur av tí skal føroya løgting í ár tvey túsund og tjúgu samtykkja at leggja slíkar leinkir oman á seg sjálvt og á allar føroyingar og svarið hjá okkum í tjóðeldsflokkinm er sjálvandi greitt nei og hvussu skal mann grundgeva meira fyri tí ja ofta hugsi eg um at vit eru so von við hesa sjálv kolnialiseringina at vit síggja okkum ikki sum sum javnsett við onnur fólk í heiminum tí íminnir tykkum bara nú vit sjálv sita fólkatingið við tí sum hartil hoyrir ímynni tykkum at fólkatingið viðgjørdi eina revsilóg sum segði at hann sum á nakan hátt roynir at gera danmarktl sjálvstøðugríki ella gera seginn á týskar myndugleikar verður revsaður við lívstíðarfongsli altso halda tað nakan tið eg komið fyri helt tú nakar yvirhøvur fólkavaldu persónur á danska fólkatingi hevðitikið undir við tí ella tbra higgja til íslands heldur tú íslendingar nakrantíð hvørki nú ella aftur í søguni høvdu kunnað funnið uppá yvirhøvur bara at ímynda sær at hugsa sær at hugsa at tankan at samtykkja eina íslendska lóg hoyrrastóð at tann sum miðar eftir at skipa íslands og sjálvstøðugtríki ella ger seg inn á dansk valdið í íslandi verður revsaður við lívstíð samtykta íslendska landaltinginum altso hugsað tykkum støðuna hvussu ber tað tá til at vit í føroyum í ár tvey túsund og tjúgu veruliga kunnu viðgera eitt slíkt lógaruppskot tað er bara ófatiligt heilt heilt ófatiligt og eg kann bara tilskriva tað at vit verða ruðraði niðurendakoddan leggjist á dýnuna út yvir okkum sumvit hava fingið við so nógvari lóggávur seinastuni vit hava samtykt løgreglulóggávu í føroyum sum gevur víttfevnandi heimildir til danskar myndugleikar at avlurta at handtaka at brúka vald og so framvegis mótvegis føroyskum fólki og vit hava einki demokratiskt raði av við hesum leggja vit alt valdið í sum tað hevur at kalla at átala eg meini eg eg roknivið tað meir ent við at ákæra tað kunnu taka løgman kansn svara uppá til danska løgmálaráðharran um at meta um hvørt ein føroyingur hevur gjørt sær skyldihann í nøkurm avs viðurskiftunum og eg skal bara gera vart við harra formaður at nógv hava sagt ja ja men vit liva á jú sevaliseraðum viðurskiftum og vitvit eru jú fólkaræðir og annað nei tað skal ræðilia lítið til áðrenn hetta verður brúkt sum sum løgfrøðislig løgfrøðislig hamari mótvegis føroyingum og føroyskum politikarum og eg kann upplýsa løgtinginum at eg havi sjálvur upplivað at hetta verið brúkt ímóti okkum í samráðing við donsku stjórnina um fullveldi tá hevur hendan greinin verið brúkt í móti føroyskum politikarum og eg veit fyri vist tað eisini varð brúkt móti fyrrverandi løgmanni amfini kalcbek tá ið vit arbeiddu við at skipa føroyahasu fullveltisríki at hann kundi ákærast fyri landasvik tað bleiv brúkt bæði av donskum joristum men eisini á føroyskum ristum móti amfinikalsbek og vit vita eisini at fyrrverandi formaður fólkafloksins tórstein petersen beinleiðis bleiv hóttir við hesum her tá ið fólkakvøðan hevði verið í nítjahundaðog seksogfjøruti tað er tað tað er søguligt faktin og um nakar um nakar ynski fleiri prógva um tað so skal eg gjarna leggja tey fram skrivliga so so eg mæli staðiliga til ella vit í tjóðveldsfokkini mæla staðiliga til harra formaður at løgtingið ikki fremur hesa óbotagerðina lat okkum vera fegin um at fólk hava sitið seriøst og arbeitt við at gera føroys føroyskt løgfrøðisligt mál og hugtøk og ásetingar um revsing sum skal verja føroyska sjálvættndi er fínt men lat okum taka alt burturúr sum leggur okkum undir at vit verða revsaði um vit ikki bara røkja føroyska áhugarmál men eisini viðtuu ganga ímóti donskum áhugamáli tað sum stendur í her rætt og slætt takk fyri hara formaður
fyri so hava vit viðmerking bjørt hanulsen ger so væl ja takk fyri eg
trúgvi ikki at hetta er illir vilja eg trúgvi t simpulien at tað snýr seg um at fólk ikki vita hvussu álvarsamt hetta kann blíva tí mann kanska tekur støði í støðuni í dag og ikki hvør støða kann koma í viss føroyar eru klárar til at loysa ella tann dag føroyar er klárar til at loysa íð at fei at spyrja høgna hoydal um altso koyra rógvu sáli og eg sjálv fingu samtykt eitt uppskot um eina rættar skipanar nevnd sum eisini skuldi gera føroyska revsilóg frá grundini gjørdi broytingaruppskot saman við jenis a rana og anniku olsen taðvil siga at fleiri flokkar stóðu veruliga saman um og høvdu ein meiriluta í tingunum um at hetta sjálvandi má gerast eitt revsilóg má gerast úti frá tí føroyska samfelagnum og okkara bæði søguligu og nútíðar og framtíðarviðurskiftum allað spyrja høgna hoydal hvat skal til fyri at mann fær dialog millum flokkarnar um at fáa tað arbeiði gjørt soleiðis at mann ikki samtykkir sovorðt sum hetta sum í veruleikanum veruliga skapa split og er kann blíva sera álvarsamtakk fyri ger soæ
høgliga er tað ja har fáur mann tað krevur væl ikki
gem meira enn tað sum sum bjørt samelsen nevnir sum sum hon og og koyra rógvusáli tóku stig til tá at samtykja itt upskot um at fáa gjørt tað og tað hevði verið einastandandi gott fyri haldi alt tað føroyska samfelagið fyri ta føroyskuplitsku skipanina íg fólkaræðið at gera tað so kanska skulu t bara koyra uppskotið fram vónandi kundi kandska fleiri flokkar skriva undir tað bara at fáa sett tað arbeiði í verk men aftur her sum bjørt samulsen nevnir hvhvønn snýr tan lóggávan seg um her stendur at tann sum hjálpir einum fremmandum valdi til at vinna sær fyrimunir eisini í samráðingum annað hvønn e tað galdandi fyri lati okum prøva hugsa okkum makrelstríði í sambarið hesari lóggávuni so vóru tað ressar vis tút gongur í móti donskum áhugarmálum møguliga føroyskum eisini men hvat hendi ta tá vórðu tað beinleiðis fólk sum aktivt royndi at arbeiða fyri at vit mistu fíggjarligt og búskaparligt grundarlag við at boyka hátta okkum tað hevri eisin et brúkavald kann nakað revsast eftir hesum her kanska kristin andrease kundu svara okumupp á tað kundu nakar við revsa av eftir hesum her í tí sambandi tá ið onkur beinleiðis arbeiði fyri heilt onnur áhugamál enn tey sum vit haldi eg vóru samd um í føroyum at stríðast fyri tað er eingóður spurningurja takk
so er tað kristian andreasen sum er her eina viðmerking ger so væl ja takk fyri tær formaður eg haldi
pan veruligani at høgni hoydal sær trøl til alljósum degi altso tann lógargreinin sum er til diskussión her pin umhandlar yvirhøvur ikki nakað fullveldisríð millum danmark or føroyar g umhandlar bisman við valdsnýtslu við sapotasju framleiðslustongsli og ferðslustongsli sovíðari vil loysa føroyar frá frá frá frá ríkinum og leggja saman viðeinvið einum øðrum fremmandum stati og hetta er jú ein regla sum er galdandi í forvegin í dag er jú tann regla galdandi at mann tosar um bringudin danskur stat eð en orðum dil at dennonn fremja herridømi og tað verður sum mann mann býti bara orðið tenn danskur stat út við føroyar og haviðhvur mann so so so gjørt tað greitt at at at tann sum er vardur sambært lógini tað er føroyar og tað er nettugt fyri at tilpassa lógina til føroysk viðurskiftir og eg má siga tað at eg eg skilji ikki ritorikkin herbeint og g vil eg vil legsini eisini frá biðja mær at aseg
takk fyri ger so væl høgni hoydal harra formaður tað er tíverri ikki rætt
sum kristin andreasen sigur tað sum stendu í krenan átaoghálvfems er at tann sum fremur eina gera í miðareftir við útlendskari hjálp tað kemur seinni tað er antin við úlendskari hjálp ella við valdsnýtslu ella við hóttanvaldsnýtslu og hvat merkir so tað eg hvivi útlendskari hjálpog egkan bara nevna hetta dømi tá ið vit samráddust um í m fullveldi í ár tvey túsund tá bjóðaði íslendski fortetsráðharrin tá vit otsons seg til at hjálpa til og at megla tá bleiv tað beinanvegin sagt frá tí tá verðan danska forfetaráðharanum hatta kemur hatta kemur undir landsforredarí tað er ítlendsk hjálp hvat nevur vit skotar við skotar ein sksku flokkur skotskastjørnum hjálp fir okkum er tað er tað landagsviku ímóti danmark ja tað kann tað øgiliga skótt reisast til so hatta er bara stað ikki rastumuskrisin andreasen sigur og aftur nú tað sum hevur tað sum hevur hildið føroyingar frá at taka sítt fulla frælsi tað hevur altíð verið ein ein løgin virðing fyri danskari jurða hugsi egbara at at tosa um donskum grundlógunmvit á ongar samtyktarnahon verður brúkt ímóti hvørja ferð vit tosa um frælsi sum verða í bukað í høvdið við við donsku grundlógini hóast hon var frælsisbræv dana hon var frælsibræv hjá dønum hon verður brúkt ímóti føroyingum til at vit ikki fáa okkara frælsi so jurðain verður brúkt altíð og tað er tað sum vit ikki mugu gera nú sum eitt sum eitt parlament sum umboðar føroyafólk at binda okkum niður í løgfrøðisligar leinkir til at fremja áhugamálini hjá føroyingunum og tað hendir tíverri alt ov ofta nú g tað hendir javnan bað so seintsm nevnda makrelstríi ella onnur stríð har vit hava heilt onnur áhug mál í danmark hvør arbeiðir tá fyri hvønn hvvønn eru vit loal yvir móti eru tað føroyska sjálvseykjararættin føroykasamfelagið ella ella er tað ímóti einim valdi su vit ongantí hava samtykt skal vera her ak fyri so er tað bjarni
kára sum petersen sum er ein viðmerking ger so væl tá hvør er formaður ja vit
loysingarfólk el a fullveltsfólk mugu varskógva her inni tí at tað eru ávísir partar av politisku skipanina sum bara líta blint upp á danskir myndugleikar og danskir myndugleikar fara altíð at siga sum minst tí at teir vilja hava tað endaliga siga tá tað kemur til skarpskeringar okunn bara hyggja eftir avrikslistanum tá ið føroyingar vildu staðfesta sjálvsargerðarrættin yvir fyri st tá segði táverandi uttanríkismálaráðrin anders hamelsen einki tá ið mann vildi spyrja meftir frederikssenum men hon helt at telkomunikatiónin var eitt føroyskt málsøki ella kritiskt infrakærvi og harvið undir trygdarspurningum sum undir donskum málsøki vildi hon heldur ikki svara tá ið mann vil vita um vit hava endaliga sjálvsargerðarrættin tá a kemur til hernari støð ella radara her í føroyum tá vildi hon heldur ikki svara og enn tá tá tað kemur til hvørs danskir myndugleikar skulu tulka føroyskar prætikur við trygdarspurningum fyri eygað tá vildi hon heldur ikki svara
afyri ger so væl høgni hoydal serstakliga góð
dømi hjá hjá bjarna kárason petursen tí ati mann siga eg skal alska eftir vat eg sigi men men tað sum hevur eyðkent kannmann iga hjálandaveldi um allan heimin tað er serliga tann støðan tá ið eitt fólk í einum landi byrjar sjálvt í sínum egna høvdi í sínum egnu gerðum at staðfesta valdið hjá øðrum í sínm egna landi tað suma kala fyri sjálv kolunialisering tá vit byrja at síggja okkum við eygunum hjá valdsharranum tað hendir so ræla nakvastaðni g tað hendir so sanniliga hjá okkum og tað kann et bara dømi aftur nú vit sia a vit siga at við lóg skal land byggjast men tað sum er veruleikin um føroysk viðurskiftir og okkara okkara fullveldis og sjávsýriso sóðskaparstríð tað er tað at við lóg hevur mann bygt dansk vald í føroyum við lóg hema bygt dagsvald allan vegin ígjøgnum hyggu eftir grundlóg heimastýrislógn nú er revsilóg politilóg so framvegis tað er tað sum er høvuðsamboði til at góllahalda okkum í teira støðuni har vit vælkunnstaðið á egnu beinuni í morgin tað vita øll men tað er lóggávan og føroyingar góðtaka tað og serliga við okkara fólkavaldaumboðum enntá við við tingfólkaformanni fólkafloksins eg má farin at siga tað ná tit kulu ba leggja tem um dans vald so skal eg nokk ganga nei tað er tað sum forðar okkum í øllum framstigum vit hava gjørt einki dømi finnst um okkara framstig í føroyum har vit ikki at hava torað at gørt tað upp við danskavaldið tá i vit hava vunnið um fiskimarkið undirgrundina alt teir søgdu ner nei tað be ikki til tað ber kki til tð at iki lova t ikkilova tað kki lóv men tá vit gjørdu tað tað er tað vit byggja á í dag tað er tað sum eg skala framstig í føroyum takk fyri
so er tað siri stenberg sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaðu
vist mann hyggur eftir eini røð av uppskotum sum er samtykt hetta síðsta árið so avmarkar tey kann mann siga okra virkisvøri og kanska eisini okra tjóðarfrælsi og eg veit ikki orðið hvat tað handlar um eg dugi ikki at síggja tað kann vera so nógv annað enn undirbrotligheit og tað at fólkaflokkurin er blíðin so sambandsgoyrd sum ongantíð fyrr hvat annað kann tað vera eg dugi ikki at síggja eina góða orsøk til at mann hevur samtykt út til seg á uppskotini annað enn rein undirbrotligheit
gn hoydal ger so væl ja eg veit ikki m haska kallasit fyri honur brátliga heit tí at eg
eg havi eg havi stórt álit á t at fólk vilja gera tað rætta men men í einum samfelagi sum so leingi hevur livað undir einari fatan av altso eg hugsa tykum bær at vit eru billaði inn at at valdið iggur í danmark nær hava vit samtykt tað ongantíð vit heru spuri tað eina ferð tá søgdu vit í valdið ligur í føroyum men allíkavæl sigur man tað hvønn dag hugsað bara um hugtakið ríkisfelagsskapur tað e eitt totalt skeivt hugtak einki finst í heimum sum eitur ríkisfelagsskapur tí at ein felagsvill tvey sjálvstøðuslond vit hoyra tað aftur aftur í fjølmiðlunum tað stendi enda í viðmerkinum út il lógaruppskotum at brúka tað hugtakið tað er eisini ein partur at pakka okkum inn undir eira danska valdi og tí er tí er tað mest avgerandi hjá føroysku politikarum sum vilja skapa eitt veruligt fólkaræði og eitt frælssamfelag tað er at vit tora at staðfesta okkara egna vald í okkara egnu lógum og ikki allatíðna bara at leggja okkum inn undir hesa her dýnuna av donskum løgfrøðisligum valdi sum verður koyrt in á okkum hvørn einasta dag og tað er tíverri sum siristenberdg sigur hent alla tíðina síðani hendari samgongu til øllum økjum og hvat bragd er tí hvat bragd er tí at at at at koyraen danska lóg ígjøgnum í føroyum tað krevur null innsas tað krevur einki av okkum líkasom ælíka sum j tar krevur okkum t nakað at at taka ímóti donskum bloksstuðuli tað krevur einki tað er einki politikt at arbeiði at gera
takk fyri so er tað christian andreasen sum hevur orðið ger so væl ja øh takk harra formaður
bara eina heilt stutta viðmerking til tað sum er blivið ført fram vit hava í dag eina revsilóg galdandi í føroyum sum løgtingið eisini heur samtykt hvar vit í fyri somum paragraffuni nevna tann danska statin vit býta bara hann um við føroyar í staðin fyri og hvat hvat hvat skal liggja v a av av konsepratión í tí uppskotinum tað havi eg øgilia ilt við at skilja tað sum eg haldi er øgiliga gott við hesum uppskotinum og øðrum uppskotum sum sum landstýrið komin við tað er tað hendan samgongan er sett sær fyri at fremja nakrar nakrar neyðugar justeringar og dagføringar okkara galdani lóggávu sum heva við okkara rættartrygd at gera og tí hava vit samtykta nýggja rættargangslóg av løgtinginum lóg um pot sum styrkir okkara rættartrygd mótvegis har hava vit nágreina hvat vald pt hevur vit hava nýggja politilóggávu sum eisini nágreinar hvørjar rættindur oghvørja skyldu politiið hevur vit hava eina nýggja dátuverndarlóg sum eisini er gjørd fyri at tryggja rættartrygdina og í dag hava vit revsilógina og tað sum undrar meg allurmiki tað er tað at tjóðveltsflokkurin stemmar ímóti øllumhesu uppskotunum her peint sum hava til eitt ti endamál so tl at verja borgaran í samfelagnum at økja m rættartrygdina tað havi eg altso ilt við at skilja takkfyrhra formaður takk fyri
vit hava nakrar viðmerkingar tað er fyrst bjarni kárasund pelsen ger so væl takk fyri at fáa mær gíki andreasen sigur seg
k oriliga skilja hví a man ilskar so nógv um tí føroyska ásetingin í revsilógina í grein áttaoghálvfems men tað er tí at í kapittul tólv grein hundrað og tíggju g í kapitli trettan grein hundrað og átjan b har hevur mann nakrar innsetingar har tað framgongur at brotsverk móti danska statinum og donskum myndugleika er at rokna sum brotsverk móti føroyar føroysku myndugleikum tað vil siga hetta her henda hendan revsilógin sum vit samtykkja kunnu enda við at samtykkja hon er hon umfatar eisini danskar myndugleikar tað er har bekjymringin kemur tí at í síðsta enda so er tað danskir myndugleikar sum hava tullingarmyndugleikan av hvat til dømis er at stuðla uppundir leysrívilsi altso vissi tjóðveldið samstarva við snt ella ella kadalanum er tað at rokna sum landasvíggjarí takkfyriha formaður takk fyri ger so væl christian
takk fyri formaður vískit eg soleiðis
at orðingin í tí umsetingini sum er gjørd er gevur einlanum iva um at lógargreinin kann verða misbrúkt av okkara yvirvøld til at revsa sjálvstýrisfólk ella loysingarfólk so skal eg vera við til at nágreina orðingina so tað er ikki nakar ivi um at tað e ikki tað sum er endamálið ið við greinini greinin er simpilen gjørd fyri at forhindra terrorismu og krígsatgerðum og su víðari hevur einki við vanligt politiskt kjak millum føroyar o dámarka at gera takfyriha formaðurtakkso era
tar kristinu hafoss sum etar viðmerking ger so væl ja nú kongur iíkanli
adriasen kanska akkurát við tí viðmerkingini sum eg ætlaði at spyrja kristian andreasen um um hann ikki sum formaður fyri rættarnevndina kann lurta eftir teimum bekimraðingunum sum eru í løgtinginum og virka fyri at vit fáa nakrar orðingar so vit øll kenna okkum trúgv við tað er ikki á hvørjum degi vit samtykkjarnar einari revsilóg og slett ikki eina føroyska so latið okkum gera tað soleiðis tat vende rætt hetta er rættiliga álvarsligt tað sama var eisini galdandi kann mann siga fyri pt og løgreglulógina men tað vóru so danskar lógir nú fara vit at samtykka í eina føroyskari lóg at fólk ið arbeiða fyri at føroyar kunnu gerast sjásavland potensielt kunnu fara fongsl tp lívstíð tað mugu vit fyribyrgjatakk fyri gersv
væl kristian andreasen ja takk fyri teirra formaður ja eg kann gott
ganga við til at hyggja eftir tí rættarnevndini so tað skal ikki skal vera nakan ivi um at hendan lógargreinin iikann misbrúkast ogtað kann kanska vera at onkur orð skal onkurt orð skal smíðast indur sindur betri tað veit eg ikki so eg vil bara undirstrika at endamálið við uppskotunum er ikki upp á nakran máta at bónda fanga nakran við at geva nøkrum hægri vald á ein einle konspiratiónsmessia nakað vald sum tey ikki hava í forvegin so tað tað skal eg nokk syrgja fyri at mann hyggur eftir tak fyri hara formaðurtakk fyri
so er tað høgni hoydal sum hevr eina viðmerking ger so væl ja harra formaður en so kann eg bara
hann spyr hana aftur ítøkiliga um hjá andreasen er samdur í tí at vit taka tað burtur sum vísir til danskar myndugleikar í danska statum hví skulu vit hendan føroyska revsilóg áleggja donsku myndugleikurnar at kunna revsa okkum tá vit røkja føroyska áhommál hvat er endamálið við tí hví hví skal tú føroyskt standa í her hví skal eg bara taka alt tað sum vísir til danska statum burtur kanska er kristian andreas sum kunnu forklára mær tað takk fyri gerst væl kristian andreasen
drsen takkfyri formaður tað er jú soleiðis
rætt vit eru ein part av danska ríkinum í dag og vit hava nakrar danskar stovnar sum eisini hava vald í føroyum hægstarætt vit hava eisini fólkatingið í ávísum førum tað valdi er blivið minni men tað er hvussu relevant haldi eg at mann eisini hevur eina áseting í føroysku lógini sum sigur tað at tað heldur ikki er loyvt at forbróta seg ímóti teimum institutiónunum og tí hevur mann hata har hasa uppsamlingsreglurna í í í í lóguni við men tað var tatt eini hgja eftir í rættarnevndini tað skal eg standa á takfyr har formaður takk fyri so er tað hervør
pulsdóttir sum aa viðmerking ger so væl fyri har formaður eg haldi gott at hoyra
formaðum rættarnevndini vil taka serliga hesa orðingina upp til viðgerðar í rættarnevndini soleiðis vit øll kunnu føla okkum trúgv við tær orðingarnar sum koma at vera í einari føroyskari ella føroyska revsilóg tí at tað hevur nevniliga eisini verið ein trupulleiki í øllum tá stóru málunum vit hava havt í rættarnevndini at kanska serliga tingbólkur hjóðhaldis hevur havt nakrar hevur havt nøkur ivamál nakrar bekymringar í lógunum sum ikki hava verið tiknar upp til viðgerðir ella ikki hava verið tiknar til eftirtektar og sum hava gjørt tað við tað principulum orsøkum at hava mugu at atkvíta ímóti sjálvt um tað hava verið nógvar góðar broytingar í fleiri sum uppskotinum so hava tað verið principulir sakirnar sum ikki hava vilja verið tiknar upp til viðgerð ella til broytingar yvirhøvur so er tað væl gott at hoyra at atforma rættarnevndini vil hyggja nærri upp á eitt higar rættarnevndin takk fyri takk fyri
krstian andreasen takkfyri hara formaður altso sum sagt
eg eri glaður fyri at mann hevur eitt kjak um um um revsilógina tí mann kan skaffa nógv av í løgtinginum fyrr og fyri meg er tað eisini rættiliga avgerandi tá mann hevur eina slíka lóg sum revsilógina at mann fær so stórur at breiða undirtøku fyri lógini í løgtinginum sum yvirhøvur møguligt og við seg tað skal til at nágreina orðingini í áttaoghálvfems fyri at fáa eina semju løgtinginum frá so skal eg gjarna vera við til tað takk fyri mær takk fyri
so er tað løgmaður sum hevur orðið ger so væl ja takkar formaður
ke mi siga viðgerðini verður akkurát snúð seg um tað sum eg væntaði fór at snúgva seg um tað bleiv skipað fyri einum hoyringsfundi ann mann siga har ið embætsfólkini løgdu fram hvati lógin innibar ella heskapitlarnir sum nú eru til viðgerðar innibera hetta e jú kans man siga tann síðsti parturin av teimum serskipanin í í hesi her lógini sumi eru til viðgerðar nú hinir partarnir eru lidnir og so er tað tann almenni parturin eftir sum skal koma til viðgerðar vónandi komandi heyst altso tað vilsiga aftaná summarsteðgin í ella fyrstu komandi tingsetu so tað er tað sum liggur í ætlaninum og vissu vit taka hetta her við kapittul tólv fyrst so er hetta her við at mann bindur so nógv í grein áttaoghálvfems eg kann prøva royna at venda teg eitt sindur við tí tað stendur eisini í haldi ta væra grein hundrað og trettan undir kapittul trettan har stendur nakað um at tann sum við valdsnýtslu ger seg inn á løgtingið verður revsaður eg haldi við fongsl upp til sekstan ár altso tað vi so siga tað vissu nú danski myndugleikin kemur inn og ger seg inn á løgtingi so tryggja vit eisini her í revsilógini at tað gongur ikki men tað er hóast alt við valdsnýtslu og tað er tað sum eg haldi mann skal leggja dent á í hesi her grein áttaoghálvfems og har stendar jú týðiliga greitt at tað er við valdsnýtslu ella við hóttanum valdsnýtslu ella við útlendskari hjálp og tá mann fær bent tað til at tað betýðir at vissi nú onkur útlendingur hjálpar í føroyum at taka loysing úr úr ríkinum so haldi eg mann bendir tað deka óv nógv tann vegin mann ynskir atskapa kann man siga eitt sindur av rumbli rundan um akkurát hesar orðingarnar men eg má siga sum her hetta er roynt at gjørt eina føroyska lóggávu at vit hava føroyska revsilógina og alt tað sum eitur kann man siga íí galdandi vit kunnu eisini droppa heftir tær so stendur til galdandi lóggávu at tit danski mynugleikar og staafturin og so víðari er tað tað mann ynskir so er tað har mann her so kunnu vit droppa alt um at seta hesa hetta lógarverkið í gildi tí at vit hava roynt í øllum teimum greinunum sum har tað stendur danski myndugleikar og staturin ogsovíðari har er tað roynt at sagt at tað er føroyski myndugleikar og føroyar sum sum kemur inn í staðin og so skoytur mann uppí hóast alt eg haldi tað er í endanum á grein hundrað og tíggju g viski e minist rætt har sigur mann so at hesar ásetingarnar eru eisini galdandi fyri danskar myndugleikar og danskar stovnar har tað mátti verað neyðugt so egiliga tað sum hann sigur er ja vit eru í einum ríkisfelagsskapi ja vit tillaga revsilógina til føroysk viðurskiftir allastaðnis hær sum vit meina tað kann gerast við fyrimuni fyri føroyska borgaran elta snýrja um føroyska borgaran og føroyska kantman siga føroyska rættartrygdina so sigur mann allíkavæl ja men vit hava hóast alt nøkur felags øki vit hava politiið vit hava rættar skipanina vit hava aðrar stovnar sum virka í føroyum til dagligt eisini og so verjir mann sjálvandi eisini tann myndugleikan altso eg meini at vit mugu hava eina rættartrygd í føroyska samfelagnum galdandi fyri øll tey sum hava ein ella annan myndugleika í samfelagnum føroyar tað vóni at vit her á løgtingi kunnu verða samd um tí havi eg ikki ordiligani kann mann siga forstáilsi fyri tí kritikkinum sum í ver um

siga tað at tað er so ein verja ímóti at danski myndugleikar kunnu koma inn og ávirka arbeiðið her á føroya løgtingi og hetta er alt góðtikið frá justistsministeriunum so har er so einki at koma eftir tí tað er góðtikið frá donskum myndugleikunum í tí førunum

øhannars haldi a htta upskotið snýr seg nógv um at kann mann siga tryggja tað at tey sumkann mann siga fara út um lógurrætt verða revsaði og verða rætt revsaði tavilsiga við tí ting sum tað nú einaferð eigur at vera og har hava vit ofta her á løgtingi viðgjørt um vit eiga at kanska at stramma upp á nøkrum økjum tí at føroyar er eitt annað samfelag endað danska samfelagið og kanska ynskja vit at hava harðari straffur tá tað kemur til ávís viðurskiftir man siga frorserandi stoffur og onkuntíð verður nevnt hetta her við við neyðtøku og annað hevur onkuntíð verið nevnt o og við ikki minst við siðamisbrúki og annað hevurr verið nevnt um vit ikki í føroyum eiga av harðari revsing á teimum økjunum og tað haldi eg nakað sum er vert at viðgera her á løgtingi um vit ikki eiga at traðka inn har og gera tær neyðugu broytingarnar fyri at fáa tillaga til tey føroysku serviðurskiftini í tað vit eru eitt kans mann siga fáa sítt lítið samfelag hari vit livað tætt ugp at hvørjum øðrum og har sum kanska er neyðugt at seta harðligari inn frá politiskari síðu á teimum ymsu økjunum

ja eg veit ikki um eg eg kann kanska fara eitt sindur inn á att her tær viðmerkingarnar famveri nú er sjálvsarageraafturin sjávandi tikið alt kjakið lla hvussu er tað seinna partin av tí samlaga kjakinum men eg haldi at generelt haldi eg at nógv av teimum sum hava havt orðið annars hava inni á nøkrum prinsipiellum viðurskiftum og millum annað var hetta her við ati vit nú eru við at útvikla eitt føroyskt rættarmál og tað hevur jú verið ein tilgongd sum verið í gongd líka síðani kann man siga í øllum førum tvey túsund og fimtan helst áðrenn tað eisini við tað vit hava havt bæði føroyskar dómarar og vit hava havt kanman siga fleiri fleiri føroyskar autvokatar bæði ákæru síðuni og á og á verjusíðuni og sovíðari og alt tað er viðvirkandi til at vit nú kunnu siga okkum at hava so spakuligt sett í gongd á eit føroyskt rættamál og tað haldi eg gleðiligt og í hesum førinum hava vit brúkt kann mann siga eina ein umsetara sum eisini hevur innlit í jurða sum ger tað kanska lættari at fara inn á tann banan og skilja kan mann siga tað málsliga ella tað juridiska í tí málsliga um som at siga og tí haldi eg at tað er ein góður samanhangur í tí orðavalinsum mann hevur brúkt í hesi lóggávuni sum eisini fleiri av avteimum framsøgufólkunum hava verið inni á og annars er hetta prinsipiellar verjur ímóti kann mann siga okkum sjálvum at vit ikki eg haldi ingilin strøm var inni á hesin her ati í sambandi við at vit dálka altso mann mann kann verða revsaður upp í eg haldi a hvussu er seks ár vist t ikki vara tíggju ára í ávísum førum visti mann lat dálkandi evnir út í umhvørvi og sovíðari og tað haldi eg rætt og rímiligt at mann hevur tað so haldi eg ingilin strøm royndi at benda tann um jamen tað gera vit út dag og dagliga eg veit ikiu hon meinti við tað útlátið og annað sum vitu í tí dagliga hava við at koyra bil og annað men men hetta er so hvussuur ætlað visti tú av kant ma iga gráðum óskjóttum ella vit vilja ert viðvirkan til beinleiðis at eraat dálka umhvørvið í føroyum so kanst tú altur blíva revsaður og settur í fongsul at so tað máo vera eisini kant mann siga søtumusikkur men so má siga fyri okkum sum dáma væl umhvørvið og vilja verja umhvørvið og einum hvønn prís so eg haldi samanlagt haldi eg at uppskotið heur fingið eina góða viðgerð og tann viðgerðin sum hevur verið mest umrødd er sjálvandi tað sum eg kanska eisini roknaði við út frá tí framløguni vit høvdu úti á østroym har ið grein áttaoghlvfems kom upp at venda men eg meini ærliga at eg haldi avgjørt ikki vit eiga at óttast at nakað sjálvsavgerðarrætt verður tikin frá føroyingum í hesum sambandinum eg haldi tað er at benda orðini deka nóv nógv til tað sum mann vil hava tað til tí tað stendur týðiliga greitt at tað her við útlendskari hjálp ella við valdsnýtslu ella hótta hannum tað sama og tí haldi eg ikki at vit eiga at leggja tað í tað her at danskir myndugleikar koma til føroyar siga og siga tað hóós nú fara tit for langt á loysingarvegin vistu tað man ætlar tí tað er ein demokratiskt tilgongd sum vit skuldu taka her í føroyum her á løgtingi síðsta enda út til fólkið sum kant man siga eigur ta avgerðina og har kann eg so siga tað ati ja teir undanfarna eg veit ikki seks ella tíggju statsmistarnir ella forsættarráðrarnar hava sagt avgerðin er tykkara hana taka tið teimum í føroyum taka tit hana so eru tað leyst her frá okkum og tað er ein samtykt á fólkatingi aftur í tvey túsund og eitt sum sigur tað sama eg haldi t tað var eitt samt fólkating endá sum samtykti tað um so verður at føroyingar taka loysing fer eingin á fólkatingið at setaseg móti tí so eg haldi ikki at mann skal óttast tað at danskir myndugleikar fara at brúka kaman siga nakur vápn ella nakað annað fyr at revsa tær føroysku loysingarkreftirnar undir tann vegir mann ætlað sær tað er avgjørt ikki tað sum liggur í hesum lógaruppskotinum tí haldi eg at tað er at snakka eitt sindur forbo at mann her roynir at pástanda at tað er tað sum er ætlanin og liggur aftanfyri vit kunnu esini lata vera við at samtykka hetta lógaruppskotið so stendur tað sum tað stendur í dag í líkisartilmæli sum er samtykt á hesum høga tingi gjøgnum formannin har tað stendur at har skal mann verja alt tað sum er danskt og statsstovnar og statin og sovíðari og gev mær seg inn á tað so er tað stravtparkt so eg meini avgjørt at hetta er ein føroyska lóg sum tekur atlit til føroysk viðurskiftir til viðurskiftini sum tey eru í dag har vit eru ein partur av ríkisfelagsskapinum hóast vit hava tikið fleiri og fleiri málsøkir kan man siga til føroyar tey seinnu mongu árini takk fyri harra formaður
so hava vit viðmerking til bjørt samulsen ger so væl takk fyri
at eingin á í fólkatinginum fer at seta seg upp ímóti tanng føroyar ynskja at loysingu ein meiriluti á føroyingum atkvøðu fyri loysing tað er í besta førm a ift tí tað fer ongantíð at finnast ein stjórnarleiðarin nakranstaðni sum fer at arbeiða fyri at minka um tað sum tey uppfata sum sítt egna ríki so jú sjálvandi fer mann brúka tey amboð um hann hevur men eg kundi hugsað mær at spurt løgmann kanska eitt sindur meira vissi hann n kundi tikið tað í álvara at ein partur av løgtinginum lesur hetta sum at hetta er ein heimild sum kann fara blíva brúkt ella misbrúkt tulka av útlendskummyndugleikum um hann kundi arbeitt fyri at mann fær eitt forð um har mann fær t viðgjørt savnar spurningar soleiðis at mann kann orða tingini uppá ein sovornan máta sum allir flokkar kunnu kenna seg heima í tí tað má hava týdning at ein revsilóg at fólkið og politikararnir í føroyum føla at ein revsilóg fevnir um føroyingartakk fyri
tað er so væl løgmaður ja takkar formaður eg vil ikki enda mottin
málið er at útskriva alt tað sum er danskt út úr lógini so leingis við ríkisferlagsskapi so er svarið nei tí eg haldi tað at vit eru statsvekk har at vit reru í ríkisfelagsskapi har eru nøkur felagsmálsøkir vit hava nakrar danskar stovnar sum hava myndugleika í føroyum og tí er tað neyðugt at teir eru innskrivaðir inn í hetta lógaruppskotið so visti tað tú spyrt um til bjørt samunsen gjøgn formannin so er svarið nei men hinvegin aftur málið liggur upp í løgtingiðm nú tað er løgtingið sum eigur málið til løgtingið sum eigur viðgerðina herífrá um spurningurin er um tað er eitt ivamál um mann ger seg inn á sjálvsavkerarrættin og sovíðari so so er spurningurin annar men hinvegin aftur sum sagt málið liggur løgtinginum og eg havi virðing fyri tí sum løgtingið ger og respekterir tað fult út so eg vil ein oghvørja tíð innrætta meg eftir tí sum løgtingið samtykkir takk fyri so er tað kristina
ss sum hevur eina viðmerking ger so væl ja har eru fleiri góð ting í hesum lógaruppskotum
num sum vit ikki ordiliga hava havt stundir at koma inn á í viðgerðini í dag tí hetta við sjálvsakjararættinum er eitt so mikið álvarsligt í hvørfalfyri ein stóran part av løgtinginum og tí hava vit brúkt tíð at viðgera tað og eg vóni veruliga at løgmaður eisini kaln stuðla undir tilgongdini nú tá málið fer í rættarnevndina at vit fáa gjørt neyðugar tillagingar tí at lesur mann hesa ásetingina í grein áttaoghálvfems so er ikki púra greitt hvat er galdandifólk ið ynskja at arbeiða fyri at føroyar skulu gerast sjálvsøgut land um so er at tey hava útlendskar hjálp hvat er tað um so er at har liggur onkur hóttan um onkra vald hvat er tað og aftur har har verður tað ein danskur dómsstólur kemur tað skartskeringar sum kemur at tulka tað tað mugu ikki vera ivamál um hesi tingini og tí vóni at løgmaður kann stula undir einum tilgongd tíløgtinginum at vit fáa at rudda ivamálini av vegnum og vit fáa eina revsilóg sum vit øll kunnu standa inni fyri takk fyrigersu
ja takkar fár maður
eg má siga sum er hetta hevr verið ígjøgnum fleiri joristar hetta eru fleiri juridiskar eygur sum hava verið á hesi orðingini eg havi lisið hanna ígjøgnum ótalja ferðirnar eg kann ikki p á nakansons máta at fáa hana bent tann vegin at vit her kann mann siga siga tað at vissu nú kann mann siga føroyingar demokratiskt ætla sær at taka loysing so so er tað ikki tað sum er ein forðing í hesi orðingini her stendur týðiliga greitt at tann sum fremur eina ger í miðjareftir við útlendskari hjálp við valdsnýtslu ella við hóttan um tað sama tað stendur týðiliga reitt hur er tað soleiðis at tjóðveldið ætlar sær at hótta seg til nakað fullveldið tað trúgvi eg ikki vegurin fram um skal læra tjóðveldið nakað tað vænti gh nú ikki eg kann tí at tað er tað má fara tann demokratiska vegin tað vanti eg eisini tjóðveldi ætlað sær tí annars kemur mann í øllum føru ikki á mál so ætlar man sær loysing so er at gera tað tann demokratiska vegin og tað er henda paragrafin eftir míni bestu sannføring avgjørt ikki ein forðing fyri takk fyri so er tað
bjarni kárasund petersen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri har formaður eg haldi at løgmaður hevur kanska
í til at undirspæla tað at vit stúra fyri okkara politisku rættindi men hann hevur ikki nakað í klemmu í hesum her málinum so tað er ikki so undarligt og hann sigur seg ikki skilja hví vit stúra fyri álvgararættin men tá tað kemur til kotelkomunigatión tá tað kemur til kritiskt infrakervi tá tað kemur til verndarmál tá hevði danska stjórnurna eitt útgangsstøði inntil tey fingu eitt nýtt útgangsstøði og teir fara ikki og teir fara at blíva við at fáa nýggja útgangsstøði tí er at siga tað at tíggju teir undanfarni statsminnistarnir o fólkating tað er ikki garanti fyri at tíggju teir næstu statsminstarnir fólkating fara at eina hava hava eina aðra áskoðan problemið er á grein áttaoghálvfems er ein áseting sum vit týðilivísa ikki er samd um hvat merkir her inni so tað verður altíð ev hægstu rættur sum fer at avgera hvat tað merkir ítøkiliga og bárður steinielsen løgmaður sigur tað at at ht hetta er eisini fyri at syrgja fyri at danski myndugleikar ikki kunnu gera seg inn á føroya løgting men altso hvussu hvussu ætlar mann at at revsa danski myndugleikar fyri tað altso kemur
takk fyri ger so væl løgmaður ja takk harra formaður
ja eg kann endurtaka tað sum stendura í grein hundrað og trettan fyri at fáa eitt sindur avbalantsí tí kjakins gongur fyri sær í dag har stendur at tann sum ger seg inn á trygd ella frælsi løgsins ella aðrar mátar fremur eina gerð ímiðar eftir við valdsnýtslu ella hóttanum valdslýtslan noyðat løgtingi tul at taka eina avgerð ella forðatíð í at virka frítt og fræls verður revsaðu við fongsligu upp til sekstan ár ella undir serligum skerpandi umstøðum við fongslig upp til lívstíð tað vil so siga tað við se nú tað skuldi verið tað sum onkur her inni meinar stendur í grein áttaoghálvfems at danska stjórnin ella danski politikarar ella danski myndugleikin skuldi komið inn og forða løgtinginum í at staðfest eina fólkaatkvaða um loysing í føroyum so kann henda lógin beinleiðis brúkast ímóti tí tí eingin skal koma inn og forða løgtinginum íút frá sítt arbeiði tað er tað sum stendur í grein hundrað og trettan so fyri at brúka somu argumentir sum verða brúktar av tí ein av veingjunum í grein áttaoghálvfems kann eg brúka hinum vongjunum í grein hundrað og trettantakk fyri so er tað høgni hoydal
hevur eina viðmerking ger so væl jag harra formaður
trýst nevandi at siga tað men eg hugsi ikki at dansk politikarar kunnu sagt tað betri enn løgmaður at vit skulu leggja okkum undir at tær her og mítt spurning er nokk so einfaldur hví taka vit ikki bara tað burturúr sum sipar til danskt vald í føroyum hví taka vit ikki bara hondrað og tíggju g paragraffirnar burturúr og alt tað sipa til ríkið og siga tað tann sum ger sína føroyska áhuga tað er tann einur spurningur hin er í greittum um níggju verður eisini tosað um tann sum gevur víðari upplýsingar við sítt samráðast við onnur lond um okkara samfelagsbúskap við áhommál tagnum makrelmál sum dømi eg vil løgd mær at halda fast upp á at hendan lógin her eisini kann brúkast til at revsa nýmsa danskar politikarar sum arbeiða ímóti okkum í makrelmálunum takk fyri
ger so væl løgmaður ja takkar formaður ja nú haldi eg tað mann
kelmálið júst vísti tað øvuta tað vísti júst tað at hóast vit vóru ósamd í ríkinum um hetta málið við makrelinum so fingu føroyingar sín rætt teir fingu sín rætt til at samráðast ág fingu sín rætt at halda fast og fingu sín rætt til at vinna makrel stríðium so mam at siga so eg haldi ikki at mannknn draga paralelluna í at siga tað at hetta her er nakað við valdsnýtslu ella ætlanir um nakað sovorðt at gera men fyri t halda fast við hetta her við hvat er dað mað ræðist høgni hoydal spyr spurningin ja men kunnu vit so ikki vera samd um bara taka alt tað sum hevur dans vald at gera nei tað verður ikki við mær sum løgmanni at vit fara at fráskrivað okkum at vit hava nøkur felags málsøkir at vit eru í einum ríkisfelagsskapi tí tað er eitt faktað í dag tað má høgni hoydal eisini fyri at halda seg til føroyar er ein partur av ríkisfelagsskapi vit hava nøkur felags málsøkir og tískil orðratta í lógaruppskotinum so hóvliga sum til ber at hetta her verjan ímóti myndugleikanum er eisini galdandi fyri danska myndugleikan tað er tí tað er í í hesum her otumtakk fyri
soer tað beinti løgu jacobsen sum hevur eina viðmerking ger so væl ak fyri hara formaður tá ð løgmaður núm sigur at júst
setta við sjálvsavgerðarrættinum at hann væntaði at tað fór at elva til kjak so haldi eg faktikt at tað sigur rættiligani nógv og tað skuldi so sagt so mikið sum at kanska skuldi tað verið eitt sindur meira nágreinað tí at eg ov rættiliga nógv her inni í tingsalinum vit tulka hetta sum at øll loysingarfólk í føroyum verða gjørd til rotsverk og eitt sum eg kundi hugsað mær eisni at spurt um nú verður tosað við hetta her um at tað verður gjørt við valdsnýtslu hvat er valdsnýtsla løgtingið hevur vald kann løgtingið so ikki brúka tað valdið til at siga at í føroyum skulu føroyingar ráða ella verður tað nú eisini gjørt il et brotsverk tað er har ivamálið er og tað mánágreinast og stóð ta til mín sum skald tað bara strikast men í øllum førum tað má tað nágreinast tí at annars kann tað blíva ein øgiliga stórur fólkaræðisligur trupulleiki takk fyri harar formaður takk fyri ger so væl

tá mann lesur etta lógaruppskotið tá mann so snakkar um nýtsluog og hóttanir og sovíðari so er ikki talan um tað at onkur ætlar sær okkurt demokratiska vegin athandla hettar henda vegr ella hinvegin tá er tað spurningur um vald harðskap og tað sum verri er tað er tað sum er talan um vist tú lesur hesa lóginna ígjøgnum viðmerkingarnar ígjøgnum so er tað tað mann tosar um mann snakkar ikki um hetta her at yvirvøldin kemur upp ábótátær hettar og hetta skalt tú gera tað er ikki har mann er í hesi paragrafini tað er tí a siga at eg dugi ikki at síggja avbjóðingina í hesum eg dugi ikki at síggja nakað vandar í hesum og sum sagt so leingi vit eru ein ríkisfelagsskapi so mugu vit fyri halda okkum til ta fakta at vit eru ín ríkisfelagsskapi og smíða lógarverkið eftir tí her eru altso nakrar nøkur felagsmálsøkir nakrir felagsmyndugleikar har sum danski myndugleikin hevur ein myndugleika í føroyum tað mugu vit hava við í revsilógini ella er tað ikki lóg og rættir galdandi í føroyum fyri øll og tað vil eg sum løgmaður tryggja føroya fólkitakk hak forma
takk fyri so er tað kristina háfoss sum er við um orðið ger so væl takk fyri ja áhugavert orðaskifti um hetta álvan
hlvarvt málið sum hatta er og løgmaður var so her uppi og royndi at vísa nøkur viðurskifti helvt faktiskt at henda orðingin í grein áttaoghálvfems var greið men kom ikki ordiliga inn á hvat hann meinti við hyggja vit eftir hesi ásetingini so verður víst til at tann sum fremur hann ger ímiðareftir við útlendskari hjálp hvat er tað at føroya skulaa sjásaand vit vita at tá ir fullveldssamráðingarnar vóru undir fullveltssamgonguni tá gekk tað ikki so væl í samráðingunum og føroya landsstýrið ynskti tá at fáa ein óheftan part inn at megla í samráðingunum vit vita eisini at aðrar tjóðar í europa eisini ynskja at fáa fáa óheftar meglarar inn í samráðingar í samband við at tey ynskja at gerast sjálvstøguð land er tað útlendsk hjálp tá mann biður ein triðjapart koma inn í eina samráðing millum partarnar tað haldi eg hevði veri áhugavert at fingið svar upp á og eg vóni at rættarnevndin kann eisini nágreina tað so verður eisini víst til atað ver ikki víst til nakað við harðskapi tað verður víst til at hóttan um valdsnýtslu kann eisini elva til lívsa í fongsli ókey valdsnýtsla hvat er ta um løgtingið sigur nú hevur fólkiá einum fólkakvøðu fólki í føroyum hevur tikið avgerð um at føroyar skulu skipas sjálvsøgulam og uttan mun til um danski myndugleikar mótmæla sum møta løgtingið upp her og staðfestir ta avgerðina er tað valdsnýtsla tað má mann siga tað hr vit hava tað nýggjasta dømi tahevur verið frammi her undir viðgerðini í dag eisini taer niðir í katalonia har hevur mann eina fólkakvøðu har sum ein stórur meiriluti atkvøðu fyri av teimum sum teimum atkvøðunum sum ikki eru blivu annar destroeraðar av tí at mann royndi at at forða fyri fólkakvønni at tað skulu skipast sjálvstøgu land parlamentið viðger málið og og tað verður so eisini seinni staðfest og úrslitið er at fólk vera koyrda í fongsul upp til tólv ára fongsul bæði ráðharrar sjálvt løgtingsforkvinnan situr nú í fongsli so eri ikki til stuttleikar tvið at viðgera hetta her og eg trúgvi eisini innas inni ynskir eingin av okkum at fáa eina áseting inn í okara revsilóg sum skal forða fyri eini fólkaræðisligari tilgongd og tí er tað mín og okkara vón at vit nú tá málið fer í rættarnevndina kunnu fáa viðgjørt ta til fulnar soleðis at vit kenna okkum trygg við ta orðingina sum vit samtykkja soleiðis at vitt ein og hvørja tíð kunnu tryggja tað sum løgtingið sjálvt hevur samtykt at føroyar hava sjálvsatgerarætt at tað til ein oghvørja tíð verður føroya fólk sum avgerð hvørja framtíðarstøðu okkara land og fólk hevur og at tað ikki verður soleiðis at at mann kann koyra fólk í av tí orsaka tað veit eg at tað ynski løgmaður heldur ikki lati okkum so finna eina orðing sum tryggjar at so ikki verður ug verandi lógorðing er ikki nóg greið tí viðvíkjandi takk fyri takk fyri vit hava eina viðmerking
tað er bjørt samulsen ger so væl takk fyri
í veruleikanum tá tað snýr seg um slíkt sum revsilóg og rættargangslóg og so víðari so átti mann arbeitt púra ópolitiskt altso mann átti at arbeitmann átti stekkja havt eitt sert orðaskifti har har framsøgufólk og løgmaður og onnur siga sovorðta eitt sindur niðrandi um um fólk sum hava nøkur ivamál tí at at hetta eiga vit øll onkursvegna at arbeiða fyri at føroya fólk kann føla eftir eitt grundarlag undir rættarskipanini í føroyum so tí atlari at spyrja kristina háfast um vit sóu tað jú tá revsilógin varð yvirtikin at mann koyrdi alli hesar donsku broytingarnar inn sum høvdu v gjørdar beint áðrenn eisini sovorðnar sum einki høvdu føroyska samfelagið at gera eigur mann ikkiat fáa sett at arbeiða í gongd eitt forð um á onkrum slag sum bæði politikarar og fólkið o føroyum føli seg trygt við at tey viðgera hesar lógarspurningarnar á einum sakligum støði og so vit politikarar eisini kunnu fáa sakliga upplýsing um mál sum hettar um ivamál tá ið tað er takk fyri takk fyri
ger so væl kristina hósfoss jú púra samd við bjartur
jrsamuelsen og altso revsilógin er heldur ikki nakað sum átti at skilt okkum í so stóran mun sum júst handa eina greinin ger her tí hetta er eitt mál sum vit átti at verið samd um at vit vilja tryggja tað at fólkaræðið í føroyum til ein og hvørja tíð kann virka til fulnar og tí snýr hetta um at vit seta okkum saman og viðgerir hetta málið til fulnar tað sum hetta uppskotið lagt upp til er at mann tekur bara ta donsku orðingina umsetranina beint yvir vit hava ein geltanmøguleika nú tá i vit gera eina føroyska lóg at finna eina orðing sum hóskar til tað føroyska samfelagi og tað sum vit ynskja her á løgtingi tað einasta vit hava fingið áðrenn málið kom løgtingið var eina stutta kunning har gjørdi millum annað eg eisini vart við at hetta var ein grein vit ynskta orð øðrvísi og onnur viðgerð hevur ikki verið politiskt ø og tí vóni eg nú tá málið fer í í rættarnevndina at mann fær viðgjertta til fulnar og formaðurn í rættarnevdin eisini sagt at hanner vil gjarna lurta eftir ivamálinum soleis at vit finna eina góða loysn a asmáli áðrenn tað kemur til atkvøðugreiðslu aftur
takk fyri so vóru ikki fleiri sum báðu um orðið í hesum máli og málið verður beint í rættarnevndina vit eru komin til punkt fimm fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar null fjøruti tvey túnrnog tjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtinslóg um barsilsskipan til barsilslógin rætt hjá amyndu foreldrin til barsilspening formaðurin fer at biðja um framsøgufólk í hesum máli so ger so væl ja takk tað fyrsta er kristian andreasen sum hevur orðið ger so væltakk fyrhara formaður
tað eru tinglimur úr tjóðalflokkinum javnaðarflokkinum og framsókn um hava lagt uppskoti fram eta eg vitikum te flokkarnir ella tær persónarnir tað er kanska líkamikið sagt verður at endamáli við uppskotinum er at javnseta rættin hjá samkyni foreldruum til barsilsfarloyvi og barsilspening og at javnseta rættin hjá øllum børnum til at hava møguleikar fyr at hava bæði foreldrini um seg í barsilstíðini í galdandi lóg um barsskipan er ásett ella lógin hevur líkasum gjøgnumgangandi eina nakrar orðingar hvar mann tosar um mammu ella kvinnu og og faðir og sovíðari í paragaeitt stendur a kvinna í løntakara í evbarn hevur rætt til barðisfarloyvi av viðgongu og barnsburð frá tí degi hilduð verið at fýra vikur er eftir barnsburð og sovíðari og eftir barnsburð hevur móðurin rætt til barsilsfarloyvi í fjúrtan vikur farin hevur rætt til barisfarloyvi í fýra vikur innan fyri ta fyrstu tveyoghálvtrýss vikuna eftir barnsburð og sovíðari so man kan siga at lóg ar teksturin er jú kynsbestemtur og í ein stykki seks stendur at hóast ásangar fyv stykki tvey og stykki trý hevur faðin rætt til barsfaraloyvi í upp til inanfyri tveyoghlvtrýss vikur eftir barnsburð og sovíðar so inni í heldur lógin eisini nakrar reglur um ættleiðing at foreldur ið eru løntakarar o vættlaga barn at hava rætt til barðsfarløgi við upp til fýra viku árini tey fáa barnið og seksoghálvtýs vikur eftir t tey hava fingið barnið og sovíðari og so eru aðrar reglur um fráboðan og sovíðari og hvussu í tað verður útgoldið millum annað stendur paragrarf trý etkvinnulig løntakari sum nýtir rættin til barðsfarloyvið eftir paragaff eitt stykki eitt og sovíðari skal innai átta vikur eftir barnsburð boða arbeiðsgevari sínum frá nær ynskja at biðja arbeiði aftur og so stendur í stykki tvey maður sum er løntakari og sum nýtir rætt sí til barfaestur paka eitstykki eitt annað punktum og so víðari skal er seinasta lagi fýra vikur undan boða arbeiðsgevara sínum frá nærhan rokna við at hann er burtur frá arbeiði og tað sum so uppskotið gongur gongur út uppá tað er tað at mann setir inn eina nýggja paragraf fýra a har sagt verður at í teimum førum har talan er um att um tvey av sama kyni ið hava fingið barn saman verða reglunað eft hesi lóg tulkað eftir teimum somu treytum sum hjá hinskyndum foreldrum treytirnar at fáa rættindisamanhesa lóg er at tey vátta fyri barsskipanini at tey eru gift ella liva í parlagi og eru sambúgvandi tað vil siga tað at mann sigur her ati mann skal hulka reglurnar á sama hátt fyri tvey av sama kyni sum hava fingið eitt barn saman og har má eg nokk siga tað at at lógarmeskjani hongur uppskotið ikki saman fyri tað fyrsta er tað sambært galla reglunam ikki møguligt at tvey av sama skynr kunnu fáa børn saman sambært viðmerkingunm verður beinleiðis sagt at reglurnar skulu kunna nýtast av einum samkyndum pari hóast foreldramynduleikini til barnið iki staðfestir hetta haldi ikki ber til at staðfesta í einum lógarteksti tí tað má vera greitt ásett hvønn ið reglurnar skulu umfata og lógaruppskotið siga heldur einki um hvørji pør er umfataða reglunum sagt verður viðmerkingunum at tað tað at vera í parlagi merkir at tvey fólk liva saman sum par og landsstýrismaðurin skal gera nærri reglur um skjalprógv og sagt verður eisini at landsstýrismaðurin skal gera reglur um hvussu rættindini sambært lógini skulu býtast altso hvør skal eg hava rættindini sum mamma og sum pápi sambært reglunum í og har verður so sagt at her verður hugsað um í teimum førum har tað ikki beinleiðis í greitt hvør er at tulka sum mamma og hvør at tulka sum pápi altso í øðrum orðum r ætlan ír uppskotinum at beipassa allar reglur her hondi reglurnar um uppbygnaðin í barslógini og n og ætlan er at geva persónum sum ikki hava foreldrarmynduleikar tileitt barn rættliga umfataðar barsskipanini og tað er eisini ætlanin við uppskotinum haldi eg sm man særviðmerkingarnar tað er eisini at beipassa reglurnar um hvussu samkynd foreldur kunnu fáa felags foreldrarmyndugleikar til et barn og tað eru jú sambært galdan reglurnum ígjøgnum ættleiðing og har eru jú reglur um atsamskynt foreldur kunnu ættleiða og hava felagsforeldrarmynduleika tann vegin eftir nøkrum treytum sum sum eru ásettar men omambært er ætlanin viðhesum uppskotinum at at gera undantøk bæði frá galdandi reglum galdandi uppbygdnaði eisini at taka bæði passa reglurnar um hvørjar foreldrarmyndugleikan og eisini at umganga reglurnar um attleiðing og tað haldi eg at fara øgiliga langt lógartekniskt tað so og tí sigi eg tað at uppskotið hongur ikki saman og eg vil siga tað attað er alt fór illa gjøgnum hugsa og eg rokni við at visti tað verður samtyðt sum tað fyriligur so kann tað blíva rættiliga ktiskt hvat til dømis við pápan il barnið skal hnn so nokta sín rættindi sagt veri et uppskotið byggir á at eingin annar kann gera rættiliga krav og taðvir klárt at áðrennman kann koma til ta støðuna so má eg hvussu ein ættleiðingar hava funnið eg haldi at uppskotið er ikki serliga væl umhugsað tað ber brá av at uppskotsstillararnir ið skundi hava roynt at lagt t legga it uppskot fyri tingi tí at málið royst fjølmiðlunum og so haldi eg so lípið alt avstað uttan at uppsotstillararnir yvirhøvur at hava umhugsað hvussu eta nú skal gerast í praksis

eingin hevur nakran áhuga í at gera mismun millum nakran tað vil eg undirstrika at gera mismun tað merkir at viðgera fólk í somu støðu ymiskt trupulleikin í hesum føri er bara tann at samgins foreldur og hiforeldur ikki eru í somu støðu sambært galdandum lóggávu og tað ber eftir míni metan ikki til at viðgera eina javnstilling í eina spesifikkara lóggávu sum barsislógini og er sum tekniskt at knýtta eftir øðrum reglum sum ger tað at uppskotið ikki teknist hongur saman

eingin vil gera mismun og tað haldi eghldr ikki man skal eg havi fingi at vita frá løgmanni at landsstýrisløtuni arbeiða við einum lógarupskoti sum skal tryggja børnum at samkynd foreldrum somu rættindini sum børn hjá hinkyndum og tað gleðir meg heira at landsstýrið tekur hendan trupulleikan til sín og royna at lesa trupulleikan á ein hátt sum letr seg gera í praksis og hetta her er eitt uppskot sum sum er lagt fram á andstøðuni g hað vil eg so eisini skunda mær at siga tað ati vit í okkara samgonguskjali hava avtala at í politiska arbeiðinum verða lógarbroytingar bert gjørdar um so er at semja er millum samgonguflokkarnar og tí haldi eg at samgongan eigur at loysa hetta málið innanhýsis og leggja sítt egna uppskot fram soð kann vit fáa loyst henna ítøkiliga trupulleikan sum tit vísta á í legar uppskotinumtak fyriha
fyrr so er tað høgni hoydal sum hevur hana viðmerking ger so væl ja ra formaður
tann framsúrøðan hjá cristian andreasen vegnan fólkaflokkin minni væl mest tað man kallar fyri at tekniskt nokk ald tað var teknikkur sum segði tað var sum var galið men so kom hann at enda inn á tei meira politisku ítí og fyrst er at siga tað at hann vísti til at tað er við hvar hvørj rættin hjá pápa n tær øgla gratitskiaðist uppskotinum hvat tað snýr seg um at tað er bara har tað er har tað eru tvey samkynd foreldur h men mín spurning er rætt og slætt hvat hvør er støðan hjá fólkaflokinum til rættindi hjá samkyndi foreldu skulu tey hava somu rættindir sum hinskyn foreldur kann hann svara greitt so gangin fólkaflokkur inn fyri tí ella ger hann ikki takk fyri
varr formaður sum eg segði í mínari
prøvu so eri eg ikki la so gongu flokkurin ikki inn fyri at gera mismun spurni eg bara hvussu tú loysir hetta her henda her trupulleikan í hesum her førum er og har hevur so løgmaður sumhevur havt málið til viðgerðar í landsstýrinum sagt tað at hann arbeiðirviein uppskoti sum skal loysa hendan trupulleikan við at lata um som at siga stuðulin fylgja barninum at fara inn og javnstilla í í galdandi lóggávu samkinshjún og og og onnurhjún er eitt so tekniskt krevjandi lóggávu arbeiði at tað koma vit ongan veg við fara fara tað sporið og tað sum er gali í uppskotinumherta er tað at uppskotið verður lagt fram uppá tross av at vit hava ara lóggávu og so skal mann bara tulka tað sum um tað vera og og tað gongur ikki lógarmessiðani og her á løgtingi móu vit samtykkja lógir sum tekniskt hanga saman altso at fara at tosa um teknisk snakkað a tað haldi eg eg púra burturvið tað sum vit gera má vera væl umhugsað og imá vera gjørt við skili takkfyri har formaður takk fyri so er tað
il justinussen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri har formaður
barsilsskipaninir beinleiðis kynstreytað hon tosar um mamma og pápa út frá at tað er maður og kona og at t er hvør seg kyn í hesum førinum skjýtu mann upp at tvey av sama kyni kunnu tulkast inn í barsilsskipanina at tey skulu komin undir barsilsskipanina og verða tulkað uupp á sama máta sum hinskynd vistu tað nú er tvær mammur sum fáa eitt barn ella tvær kvinnur hvar ið onnur mamma og hin livir saman við tí mammuni skal hon so tulkast at vera pápi tann sum ikki føðir barnið ella hvussu hvussu sær kristian andreasen fyri sær t tað skal vera takk fyri ger so væl christin
takk fyri framhavuna akkurát tað sum eg sigi
her peint tað er tað at eg dugi ikki at síggja hvussu tað tekniskt sa kunna gera at fara forbí aðrar reglur sum er galdandi økinum vit hava reglurar um foreldramyndugleikan og mann kann ikki fara forbí tann sum hevur tann myndugleikan tað er tað mann g enkand siga í uppskotinum er tí mann kann gott beipassa reglurnar um attleiðing til dømis og so víðari so tað ber ikki til at umgera barsskipanina ella gera eina kynsneutrala bara við at seta paragraf fýra á heini skipanina og eg haldi at vit eiga at fara ein annan veg og loysa trupulleikan og og heldur enn at brúka hetta her uppskotið til eitt sovorít háfløkt ideologiskt kjak altso tað er ikki tað sum tað snýr seg um mínar verð tað snýr seg um atloysa ein trupulleika við sín her børnunum sum koma í klemmu og tað tað haldi eg vi sklu bara a gera takk fyrir formaður takk fyri so er tað ingil
dýtrúgsens trøm sum hevur orðið ger so væl takk fyri at fara mær
maður í føroyum í dag so eru familjurnar øgiliga ymiskar vit hava familjur har sum maðurin sjómaður og kvinnan er heima og ansa børnum og fæst við fyrifallandi arbeiði vit hava familjur har sum mamman er akademikari pápin o timbumaður vit hava eisini familjur har mamman er námsfrøðingur og hin mamman er handilsfólk familjur við tveimum pápum vit hava eisini stakar uppihaldarar familjur við nógvum børnum familjur við ongum børnum og í løgtinginum hava vit skyldu til at syrgja fyri at allar føroyskar familjur og allir borgarar eru javnt stillað og hava somu rættindi hetta uppskotið skal gera tað at rætturin hjá foreldr til barnsburðarfarloyvi og barsilspening verður javnsettur við rættin hjá hinskyndum og at javnsetta rættin hjá børnum í familjum at við tveimum av sama kyni til at hava møguleika fyri at hava bæði foreldrini um seg í barsilstíðini tað verður gjørt soleiðis at mann innsettir ein á eyka grein í lógina har mann staðfestir at talan er um at tátalan er um tvey av sama kyni sum hava fingið eitt barn saman verða reglurnar eftir barsilslógini tulkaðar eftir somu treytum sum hjá hinskyndum foreldrum treytirnar fyri at fáa rættindi sambært barsilslógini eru at tey vátta fyri barssskipanini at tey eru gift ella liva í parlagi saman ella eru og eru sambingbarni í dag er tað soleiðis at eitt samkynd par sum sum fara eitt barn ikki hevur javnsettan rætt til barsilsfarloyvi og útgjald úr barsisskipanini sjálvt um tvær kvinnur eru giftar og fáa eitt barn saman so verður tann sum ber barnið mett sum støk mamma eftir reglunum í barsisskipanini tað vil siga at mamman fyri tað fyrsta er skrásett sum støk og tí eisini fær alt barsilsfarloyvi meðan hin einki fær tað eru familjur í føroyum sum liva við hesum mismuninum í dag í mínari verð eigur tað at vera ein sjálvfylgja at bæði foreldur eru um barnið fyrstu tíðina aftaná mann hevur átt tað er hesa tíðina at tryggleikin og tøttu bondini forrestina av lívinum verða knýtt pinkubarnið broytist og mennist og foreldrini tey venja seg við sín nýggja leiklut sum foreldur og hetta hevur ver víst seg at hava góðar avleiðingar at foreldrini kunnu verða saman um barnið bæði á arbeiðsmarknaðinum og við at arbeiða í heiminum verður betri fordeilt millum bæði foreldrini tosa vit um fíggjarligu avleiðingarnar á uppskotinum so eru teir sera avmarkaðar talanir um nakrar familjur og í verandi støðu fær burðarmamman jú longu fulla barsilstíð her eru nakrar serligar viðmerkingar til uppskotið sum er sum uppskotsetari líka vil greiða frá reglurnar eftir barsilslógini tær verða tulkaðar eftir somu treytum tá foreldur eru á sama kyni sum hjá nhinsktum foreldrum føra sama kynini sum antin hevur gift ella liva í parlagi og eru sambúgvandi bæði fáa rættindi sambært barsilslógini fyri at fáa t rætt til pening úr barsilsskipanini so skal parið yvir fyri myndugleikunum skjalpúgva prógva at talan er um eitt felags barn og at tar ikki er nakar annar sum hevur løgligan rætt til faðir ella møðurskap av barninum og harvið eisini rættindi í barsilslógini tað kann taka tvey eitt hálvt ár formliga at fáa rættarliga foreldramdugleikan upp á pláss men tað skal ikki vera ein forðing ír barsilslógini tá mann kann skjalprógva at hjúnini ella pari hevur tikið avgerð um at í felag fáa eitt barn og vera saman um tað skjalprógvanin fyri at mann er í parlagi og sambúgvandi kann vera gjøgnum landsfólkayvirlivtið og við at undirskriva skjal um at mann er sambúgvandi í parlagi hetta verður í uppskotinum upp til landsstýrismannin at gera reglurfyri eisini skal landsstýrismaðurin áseta nærri reglur um hvussu rættindi sambært hesi lóg verða býtt hvør skal hava rættindi sum mamma og pápi eftir ásetingumum í barsilslógini tí tað eru tær orðingarnar sum eru nú tað snýr seg um grundleggjandi rættindi sum nakrar familjur í føroyum ikki hava í dag og sum tey skulu hava og tað snýr seg um nøkur børn sum ikki hava sama rætt til at vera saman við sínum foreldrum í barsilsstíðini sum tey ikki hava rætt til í dag takk fyri harra formaður takk fyri
so er tað jaspur langaard sum hevur viðmerking ger so væl ja takk fyri hra formaður
eg havi eina øllan spurning í sambandi við faðirskapið tá nú kann tað vera dømi til dømis at tað eru tveir pápar sum eiga eitt barn sum akkurát er komin til verðina men mær vitandi mást ein mamma til hvussu eru hvussu skal tað ganga fyri seg tá ið vit tosa beilagtis um umbært seg kipanina hvussu hvussu skal mann skal so pápin og pápin ella hvar er mamman í øllum hesum her tá ið tað eru tveir pápar sum hava hvat at hava fingið á nýføðing takk fyri takk fyri
til ingilin didiksen strøm takk fyri har formaður takk fyri spurningerið
jaspær langurd er farið at vísa til uppskotið sjálvt har sum tað er har sum tað stendur at so leingi sum eingin annar hevur rættiligar ella løgfrøðilig krav upp á tey rættindi gjøgnum barsislógina so er tað tey foreldrini sum eru skrásað sum foreldur athsum barninum gsum búgva saman í parlagi og eru sambúgvandi sum skulu hava rætt til barsil vóni at tað svaraði spurninginum hjá jaspur langoyrt tað vil siga at vist mann vissi eingin er sum ger rættarligt krav upp á tey tæy rættindini sum eru í barsilsskipanini so er tað tey fólkini sum søkja um barsilsútgjald úr barsilsgránninum sum fáa tað takk fyri
tór tað bjørt samuelsen ger so væl takk fyri ja ikki
viraskandi so byrjaði fólkaflokkurin við at royna at geva hetta málið tað tekniskt nokk aut ogtað er jú áhugavert at mann hugsar um ati her geva vit landsstýrismann heimilgd atgreina nakrar reglur meðan mann hevur eitt annað uppskot í løgtinginum sum snýr seg um fiskatilfeingi sjófeingi hjá okkum alt tað tilfeingið sum faktiskt er fyri hundrað tals milliónir har leggur mann ta yvir í hendurna landsstýrismannum at gera nærri reglur men mann kann obart ikki hava álit á landsstýrismaðurin kann gera reglur um at samkynd foreldur fáa barsilspening so g atlaði eg spyrji ingilín didricsen strøm um hetta høga ting ikki eigur at kunna lóggeva soleiðis at barsilsskipanin sjálvandi fevnir um samkynd pør og um ikki akkurát tað er tað sum hetta lógaruppskotið legur upp til takk fyrikfyri
glein digigsen strøm ger so væl ja takk fyri viðmerkingina
har sámuelsen hetta her er eitt lógaruppskot sum er lagt fyri løgtingið sum hevur tað endamálið at javnsøla foreldur í samband við barnsils útgjald og tað fer hetta uppskotið at gera longri er tann søgan faktiskt ikki so kann mann koma við teimum eg haldi ofta at tað er tá mann tá mann ger okkurt øgiliga innviklað og øgiliga háfleikt og øgiliga ringt at finna útav so er tað kanska tí at mann ikki ordiliga vil finna útav tí takk fyri takk fyri søgurði hann er
joensen sum er eina viðmerking ger so væl takk fyri formaður ja nú roynir mann
uni frá samgongunarsíðu at grugga málið soleiðis at tað alskaðist so tekniskt ógjørligt men er tað ikki bara so einfalt sum at siga tað sum stendur í síðstu linju at við hesi broyting verða rættin hjá samkyndum javnsett við tey ið hinskynd foreldur longu í dag hava í barnslendslóg er tað ikki so einfalt mann kann siga tað takk fyri takk fyri
didricsen streymgir so væl jú summi nevnd og íáð
so hava vit her eitt eitt lógaruppskot sum fer at gera tað at foreldrini verða javnsettlað í barnaskipanini ja takk fyri
justinussen ger so væl altso tað er ingilín strøm sum skjýtur upp fyri løgn
tinginum at treytirnar í barsisskipanini verða tulkaðar inn í hesa lógina at hin at at samkynd verða tulkaðir sum hinskynd og so er tað eg spyrji og hon kann ikki siga t tað skal landsstýrismaðurin finna útav tá ið tað eru tveir pápar sum fáa eitt barn hvør av teimum skal hava tær fjúrtan vikurnar sum mamma og skal hann vera mamma alla tíðina ella bara megan hetta gongur fyri seg ella vistu tvær visti eru tvær kvinnur hvar onnur eigu barnið og hin býr saman við tí mammuni hvør av teimum skal vera pápi og skal hon vera pápi alla tíðina fyri at fáa úr barsilsskipan tað má uppskotsetarin kunna svara uppá takk fyri ingilin didicx
dines trøm ger so væl reglurnar fyri barnsilsútgjaldinum tár
veru øgiliga nágreinaðar í barsilslógini tað fara at eisini at vera framyvir landsstýrismaðurin visti hetta uppskotið gongur ígjøgnum so fær landsstýrismaðurin skyldu til at gera tað tá ið tað kemur til tað er eisini ásett at uppskotið snýr seg um at tá ið tað ikki er nakar annar sum hevur rættiligt krav til útgjald úr barsilsgrunninum so er tað hesi bæði foreldrini ella ja sum kunnu søkja gjald úr barsilsgrunninum longri er tann søgan faktiskt ikkitakk fyri

sum taðeisin hevur ført fram sum hevur til endamáls at javnseta rættin hjá samkyftum foreldrunm til barsuls loyvi og til barsilsk pening og at javnseta rættin hjá øllum børnum til at hava møguleika fyri at hava b foreldrini um seg í barnsis tíðini

er ein sjálvfylgja at tað altíð er barsins tørvur sum verður settur í fokus at altíð barsins tørvan sum kemur í hásat og at tað barnið tað snýr seg um at tað fer so góðan starvt upp á lívið sum til ber og sjálvandi tá ið mann tosar um tað so tosar mann eisini um rættin hjá báðum foreldrum tað verður seg hingind ella tynd at verða um barnið ta tí sum tey hava møguleikar til tað og sum annarsar ásett

men taðer rest sum kristin andreasen sigur at verandi barsils lóggáva hon er soleiðis skriva saman at tað er

tað vl siga hin kynt sum bara hava rætt til at fáa gjald úr skipanini hóast sær hetta er ein arbeiðsmarknaðar skipan sum øll betala til og sum øll annars burdu havt eins rætt til at fingið úrgoldið úr okur hava við lóg frá hesum høga tingi samtykt tað at samkynt kunna giftast borgarliga

og sjálvandi haldi eg at tey mundu hava sama rætt eisini tá ið tey hava børn tað haldi eg eg rímiligani eyðsæð spurinur er bara so hvussu mann kann tryggja at tað verður gjørt upp á ein skilagóðan máta soleiðis ati mann ikki diskriminerar okur eru eitt lóggevandi ting tavil seg t okrta at gera lóggávu sum ikki diskriminerar fólk okra borgarur og tí haldi eg tað r okur uppgáva afeia a finna út av hvussu okur loysa ein gordiskan knút sum hentan her og fáa gjørt han við skili soleiðis at eisini hinkynt foreldur ella verulsi pápar pápa ella mammur og mammur hava sama rætt sum hinkynt

eg veit gott tað ati politiskt er hetta eisini eitt eymt ting tí at mann er so ymiskar málið um hvussu hetta skal handfarast men eg haldi at okra størsta uppgáva sum lóggevarar eru at lóggeva fyri alt fólkið og rættvíst og rætt ferdigt fyri alt fólkið

nú hevur mann í nógv ár tosað um glíðibretir mann hegu tosað um millum anað paragraff tvey undrað og seksogtrýss b sum er ein anturdiskriminerins lóggáva sum nógv kríggj vór um í hesum høga tingi millum annað um at fáa eina samtykta hon bleiv samtykt næsta málið bleiv so giftamál fyri fyri samkynd sum bleiv samtykt og man kann sjálvandi siga tað at hetta fer kanska at halda áfram at blíiva við og blíva við ja tað fer at blíva við tað er iviskt helt ikki í tað fer at blíva við at koma mál á hetta tingborð inn til hesi menniskjuni sum føla seg at verða viðgjørd annaleiðis at restin av borgarskapinum í hesum samfelagnum fáa somu rættindur og tí haldi eg tað ati okur eiga sum lóggevarar at tryggja at hesir menniskjuni sum garna værð livað saman við okum ta eins góður tú og eg sum eru hinkynt tað hvar sumu rættindir sum okur tá ið tey fáa sít børn alt annað haldi eg ikki er í lagi tí havi eg eisini vónað tað at samgongan hóast okur eru ymiskar máli í hesum málinum í hesum málinum kunna tryggja tað at okur fáa eina bassiskipan sum eg fyri øll samkynt eisini og tað vóni eg eisini at samgongan kann koma áborðið við meðan hetta málið her liggur í tinginum soleiðis at man ikki verið tvinga til sum samgongulimir at taka undirvið enum avndstøðuuppskoti sum hetaer her og eg havi gjørt fyrrgreitt frá mínari mítt viðkomandi at kemur ikki tað málið á tingborð frá samgonguni sost man loysir málið so kom eg a taka undir við málinm og tað er mín fæsta meining stadvek tað er møguligt at tað eru nakrir tekniskur knútar her sum kritan andreasen nevnir málið hevur verðiðgjøgnum nálareygað hjá løgtingsfyrisitingini s eg gangi út frá tí at visti tað eru nakrur knútar at loysa her so kunnu teir sigkult loysast eisini miss u viljun er til tess tá ið málið er í eg vóni at hetta her málið kemur at fáa eina eina sriðu ídaga og reiðiliga góða viðgerð í vinnunevndini og eisini tá tað kemur aftur úr vinnunevndini takfvyriha formaður
bjørt samu saman sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri eg fari at takka johan dahl fyri at
tát hann setir greitt orð a hva etta snýr seg um hetta snýr seg umborgarar í hesum samfelagnum tað snýr seg ikki minst um ta børnini eisini oman arbeiðir fyri at tey fáa javnsett rættindi og henda sonevnda glíðibreytin sum mann kanska eisini bara kundi kallað blýabreytin tí tað er ein ein tað er ein ein prosess sum máhalda áfram inntil allir borgarar javnsettir til tað tekniska í hesina er ja tann størsta tekniska avbjóðingin er at vit hava ikki tað lóggávuna upp á pláss sum snýr seg um móðurskap al so tað at samkin kunnu vera foreldur frá fyrsta dagi av og vit vita øll at hendan samgongan og ikki minst fólkaflokkurin og miðflokkrin hava verið úti og sagt øgiliga greitt at mann ikki ynskir ta lóggávuna og tí má man vistmálin broyta barsilslógina at finna ein máta at broyta han uppá hetta er so tað uppskotið vit hava og fær spyrja jóohandal um hetta við ati landstýrismaðurin skal koma við einum øðrum uppskoti hann hevur sagt hann ikki vil ø veit jóhandal um um nakað reelt er er í stoypuskeiðini takk fyri ger sovæl

løgmanni at mann finna eina loysn á hesum málinum soleiðis at mann finn eina loysn fyri allar partar sum sum er brúk bara fyri fyri fyri eisini fyri fyri samkynd og har mann sjálvandi er setir barnið í hasari í í í tí høpi sum mann eisini ger í hesar lóggávuna her tað er also arsinskt tørvur sum altíð tann sum mann eigur at fara og hava í huga fyrst og fremst tí eg vóni eg eisini tað at okur finna eina loysn sum ger tað at hetta málið verður loyst upp á ein hamdiligan máta eg haldi at allir inni her útinni her ynskja tað at foreldur óansæð um ta eru av sama kyni ella ikki hava somu atgongd og somu rættindir til ta skipanin sum okur gera s landinum her óansá hvat okur annars halda persónliga er ræftir forkerti tí máta er ligvu upá als
ja takk so er tað biljustinussen ger so væl takkfyri hrar formaður altso
tað eru treytirnar við at vera í samgongu tað er tað at mann noktar sær sjálvum at taka undir við uppskotin frá andstøðuni sum sum oftast eru bæði átlig og góð og bara sum til dømis í hesum vælskeiðinum hava vit í miðflokkinum sagt nei til fleiri uppskot frá andstøðuni sjálvt um vit av hjarta kundu tikið undir við teimum men vit hava eina samgonguavtalu sum sigur at vissu samgongan ikki er samd so taka vit ikki undir við tí tí undrar tað meg stórliga at jóhandal sigur at hann tekur undir við einum andstøðu uppskot tí tað er ein rættur sum hann tiltuskar sær fram um øll okkum onnur í samgonguni og sum eingin av annar samgonguni kann tiltuska sær tá eg skilji ikki at hann setir seg sjálvan fram um øll hini í samgongunitakk fyri
væl jóhandal
tat vi t giliga gjarna hvønn einasta morgunin fer og persongini kunn hygja efti speglin og siga hetta her sum eg geri eisini politiskt er í lagi og tað sum okur eru við at gera í hesi samgonguni við miðfloksins hjálp er at diskeminera ein heilan bólk av menniskjum sum gjarna vilja fungera eins væl og trúgi eg sum foreldur vilja fungera og avgjerð teimum rættum til tað sama sum tú vili havi rætt til og tað haldi eg snúgt sagt ikki í lagi og vist ikki tað kann verða pláss fyri mær í samgonguni við tí meiningini óbiit bðit so einkult eg tað okur hava fyrr viðgjørt í hesum nú á tingi o tve hndra og seksotýss b tá stillar mann allar tinglimir leysar tí tað var eitt etiskt mál hetta er líka stórt etisk mál sum tveyhunað og coýc beð mínari verð tað at mann vil frátaka nøkrum menniskjum í okra samfelagi rættin til grundleggjandi skipanir sum okur hava gjørt fyri okra foreldur av børnum í í hesum landinum so í mínari verð so er tað n sjálvfylgja at mann tryggjar rættin hjá samkyndin eisini at kunna fáa atgongd til barsasskipan sum tað snýr seg um hesum málinum takkvirha formaður takk fyri so er tað her
ur sum hevur orðið ger so væl takk fyri har fár mær
ja til viðgerðar her eitti løgtingslógaruppskot um at broyta barsulsskipanina soleiðis at samgind verða javnsett við hinskynd foreldur endamáli í uppskotinum er snøgt sagt at samkyndar familjur og teirra børn verða javnsett við hinskynda familjur og teirra børn hvørki meira ella minni vit eru sera heppin í føroyum at hava góðar skipanir ið tryggja og styrkja okkara vælferðarsamfelag barsilslógin er ein av hesum góðu skipanunum har vit gjalda inn so at vit kunnu verða heima við okkara børnum tá ið tey eru smá taðr ein fantastisk skipan men tíverri umfevnir hon ikki okkum øll og tað e tað vit vilja broyta við hesum uppskotinum íð hesum uppskotunum verur aftaná paragraff fýra innsett paragraff fýra a í teimum førum har talan er um tvey av sama kynini ið hava fingið barn saman verða reglurnar eftir hesi lóg tulkaðar eftir somu treytum sum hjá hinsvigundum foreldrum treytirnar fyri at fáa rættindini sambært hesi lóg eru at tey vátta fyri barselsskipanini at tey eru gift ella livað í parlagið og eru sambúgvandi landsstýrismaðurin ásettir nærri reglur um sklaprógvan og hvussu rættindini sambært hesilóg verða býtt í dag er støðan tann at eitt samskynt par ið fær barn saman ikki hevur javnsett tan rætt til barsils farloyvi og útgjald sum onnur pør i fáa børn saman tá fær burðarmamman rættindini til barsilin sum støk eisini hóast hon er gift og har við alt barsilsloyvi og hin mamman í hesum førinum fær einki eg havi í miðlunum hoyrt um hetta eitt samkind par ið hóast tey eru gift og hava fingið eitt barn saman tey búgvað saman og hava tikið hesa avgerðina saman so hevur mamman ið ikki hevur borið barnið ikki rætt til barsilsfarloyv ella útgjald hetta merkir hetta merkir at teirra lítla barn missir rættin til møguleikan hava bæði foreldrini um seg ífyrsta árunum í lívi sínum fleiri samkendar familjur í føroyum eru fyri hesum mismunitað er ein órættur og ein ójavni við sum samfelag ikki mugu góðtaka og vitir tey sum hava møguleikan at broyta hetta tað er ein órættur og ein ójavni við sum samfelag iki mugu góðtaka og vit ru tey sum sita í tinginum sum hava møguleikan at broyta tað tað er tað sum r sir tað sum er í sensurin s málinum er tey mugu tryggja øllum børnum í føroyum somu rættindi soleisat vit ikki hava a og b børn og familjur harra formaður eg kann bara ímynda mær hvussu tað man vera hjá hesum familjum í onkursvegna í lógarverkunum verkunum fáa at vita at teirra familjusamanseting er skeiv um hvussu tað má kennast hjá pørum sum millum annað eru niðri í lestrarøndum at standa við valinum at antin kundi tey flyta heim eftir loknar lestur og missa tey rættindini tey hava sum familja ella at velja sítt heimland frá hugsi tykkum at standa við tí valinum familjan ella heimlandi hetta snýr seg um javnrættindi og viðurkenning sum líkasillar samfelagsborgarar føroyar skulu vera eitt land har vit øll kunnu kenna okkum væl og har vit øll skulu trívast har øll børn hava somu rættindi og har allar familjur eru eins góðar vit hava ein uppgáva sum samfelagsborgarar at virða hvørji onnur og vit hava eisini sum politikarar ábyrgdina av at skapa tæir samfelagsrammurnar sum javnseta okkum og sum eru rættvísar herfyrri gjørdi lógir eina kanning millum føroya fólk sum vístu at er ein greiður meiriluti av føroya fólki sum tekur undir við hesari broytingini tey taka undir við at okkara medmenniskjur óðansæð hvussu familjusamansetingin er hevur somu rættindi at verða heima við sínum børnum og at børnini hava sama rætt til bæði foreldrini tí vóni eg eisini at hetta høga løgtingið kann standa saman við føroya fólki at bera ynskir fram soleiðis at javnseta samkyndar familjur í barsusskipanini hetta uppskotið er eitt stig á leiðini og eg vóni at tað fær eina virðiliga og góða viðgerð bæði her í dag til fyrstu viðgerð til nevndarviðgerðina í vinnunevndini og til aðru og triðju viðgerð takk fyri harra formaðurja takk fyri
so er tað viðmerking til bjørt samelsen ger so væl takk fyri takk fyri eina ógvuliga
góða røðu eg haldi at hervør postsóttir segði tað akkurát sum tað var altso hetta tað eru vit sum kunnu gera tað tað er hetta løgtingið sum kann broyta hesi viðurskiftini hetta í veruleikanum ófatiliga einfalt vit hava eina barsilslóg eina barsisskipan hon umrøður gott nokk bara mammu og pápa tí at soleiðis var støðan tá i tann lógin kom í tvey túsund og eitt í dag er støðan ein onnur og sjálvandi fer mann ikki at blaka eina tjúgu ára gamla skipan burtur man tekur og broytir lógina akkurátsum mán vit broyta lógir á øllum øðrum økjum dagliga í hesum løgtinginum og hetta er ein lítil broyting í einari grein eg ætli at spyrja hervur polsdóttir um øll tey sum siga at tey taka undir við tí eg ikki øgiliga einfalt eiga at kunna at taka undir við hesum her takk fyrija takk ger so væl hervurpól
takk fyri har formaður takk fyri viðmerkingina
og spurningin bjørt samelsen barsskipanin er ein fantastisk skipan sum tryggjar okkum nøkur rættindi tá ið vit hava fingið børn og tá ið soðeis at vit kunnu fáa egentliga frí frá arbeiði til at vera saman um okkara mynsti hendan broytingin sum vit okkum við hon styrkir bara barsisk skipanina hon ger hana bara betri og eitt uppskot liggur nú framman fyri okkum sum mann eigur at kunna taka støðu til tí at hetta her er tann mátin vitar hvussu eg koma fram til tann besti at broyta hann uppá og so kann nevndarviðgerðin koma við nøkrum altso vist tð eru nøkur ivamál so kann mann taka tað harfrá men eg haldi avgjørt at vist tú tekur undir við at allar familjur skulu javnsetast í føroyum og at teirra børn skulu javnsetast við onnur børn so eigur mann at taka undirvið hesum uppskotinum tí tað er veruliga bara vit sum eru inni her sum kunnu broyta lógina takk fyri ja takk so er næst
soða biljusinusen fro mislási ger so væl takk fyri
tað er eitt uppskot um at broyta barsskipanina millum viðgerðar og har sigur uppskotið í stuttum í teimum førum har talan er um tvey av sama kyni ið hava fingið barn saman verða reglurnar eftir hesi lóg tulkar eftir somu treytum sum hjá hinskyntum foreldrum fyri tað fyrsta so haldi eg at fortreytirnar beinanvegin eru skeivar tí at tvey av sama kynuni kunnu ongantíð fáa barn saman tað er ein biologisk ómøguligheit og tað ber slekki til og tí er tað beinanvegin at traðka út úr tí sum vit øll eru samd um at siga tað at tvey av sama kyni fáa barn saman tað kunnu tey ikki av øllum teimum menniskjum sum eru fødd síðani jørðin varð skapt av øllum teimum sjey milliardunum sum liva í dag so er tað ongantíð hent at tvær kvinnur eru foreldur av barninum ella at tveir pápar eru foreldur av barninum tveir menn tað ber snøkksakt ikki til biologiskt barsilsskipanin er ein skipan sum heilt týðiliga ásetir hvussu í ein mamma og ein pápi kunnu fáa møguleika til at vera saman við sínum nýfødda og barsilsskipanin tekur sjálvandi púra natúrliga útgangsstøði í at vit tosa um eina mammu og ein pápa eingin hevur nakrantíð ivast í tí altso øll hesi sum siga tað at mann diskriminerar tey siga eisini og fella dóm yvir seg sjálvi og siga tað at tey inntil nú hava diskriminera hesi fólkini jóhandal í áni segði tað at hann vildi ikki vera við til at diskriminerað ein heilan bólk tað hevur hann gjørt sum politikari líka intil henda dag tí at sambært honum eru hesi í eini diskrimineraðari støðu heilt fram til hendan dag undanfarna samgonga sum skuldi skaffa samkyndum so øgiliga góð rættindi tey diskrimineraðu hesi fólkini í barsilsskipanini tey broyttu ikki barsilsskipanina hví gjørdu tað ikki tað tá ið tey høvdu møguleika til tað og undirtøku fyri tí og grundarlag fyri tí vit boðaðu frá tí her tá at tað eru s nógvar aðrar lógir sum skulu broytast tá mann broytir hjúnabanslógina hví gjørdi undanfarna samgongu ikki tað hví vilja tey so øviliga gjarna broyta tað nú tað undrar meg stórliga øeg haldi heilt grundleggjandi at tað eru nøkur ting sum ikki kunnu samanberast og at tað eru nøkur viðurskifti sum ikki kunnu lóggevast eins fyri altso eg vil siga eins viðurskifti eiga eins lóggávu og eins rættindi men viðurskifti sum ikki eru líka kunnu heldur ikki behandlast p á sama máta sum hjá teimum sum eru líka tí tað sum er ólíka blívur ikki líka bara við tað at tú sigur tað tað blívur við at vera ólíka vit lóggeva up á sama máta í so øgiliga nógvum øðrum viðurskiftum altso vissu fólk hava annaðleiðis treytir ella annaðleiðis korð so lóggeva vit ikki fyri teimum eftir korunum hjá fólkum sum hava vanligar treytir og vanlig kor altso til dømis fólk sum sleppa inn undir eina skipan sum eitur tillagað starv til dømis tey sleppa inn undir har tí tað hava øðrvísi kor og øðrvísi treytir eg kann ikki fáa eitt tillaga starv bara soeleiðsrnar uttan nakað víðari tí at eg havi vanlig korð og vanligar treytir og soleiðisnar hevur mann altíð hugsað politiskt og tí haldi at ynskir mann eina serliga skipan fyri ta serligu støðu sum fólk eru í tá ið tey hava valt at liva saman samkynd og enntá at seta børn í verðina sum samkynd so eigur mann at hava í hvussur tað grundsetningin upp á pláss og siga tað jamen so mugu tey fáa eitt annað útgangsstøði tí tað riggar ikki í somu lóg altso mann sigur her at treytirnar at at tey sum hava fingið barn saman tað er sjávandi skeivt verða reglurnar eftir hesi lóg tulkaðir eftir somu treytum sum hjá hinskyntum foreldrum og hvørjar eru so treytirnar hjá hinskyntum foreldrum jú tað eru tvær stórar fortreytir tann eina er mamman hon hevur átt barnið og hin treytin er pápin sum er pápi at barninum biologiskt og tey hava hvør sær fingið nakrar ásettar treytir í barsilsskipanini millum annað fær mamman serskilt fjúrtan tær fyrstu vikurnar fult og heilt barsils farloyvi við løn sjálv og síðani hevur pápin sínar fýra vikur og síðani kunnu tey deila tveyogtretivu vikur saman vissu vit nú taka tað dømi sum hevur verið alment frammi og sum í hesum førinum hevur verið brúkt sum eitt dømi um at tað er neyðugt at broyta skipanina so eru tað tvær kvinnur sum hava sum liva saman onnur av teimum hevur átt eitt barn og so sigur mann nú skulu treytirnar tulkast eins og fyri hinskynd tað merkir so at onnur kvinnan fær barnsburðarfarloyvi hjá mammuni sum er púra natúrligt tað fær hon jú í dag tað hevur hon rætt til sambært barsilsskipanini men so skal hin kvinnan sum býr ella er gift saman við hesari kvinnuni so skal hon fáa pápafarloyvi ókey so siga vitt at onnur er mamma og hin er pápi í barsilsskipani nú hendir tað at hin kvinnan sum higartil hevur verið pápi hon blívur við barn tað hevur verið alment frammi og tí kunnu vit tosa um tað hon blívur við nú hevur hon rætt til mammufarloyvi eftir barsilsskipan tað merkir so tað at so má landsstýrismaðurin tulka tað at nú verður hin kvinnan sum var mamma fyrstu ferð nú má hon blíva pápi næstu ferð tað merkir at hesar báða kvinnurnar fáa ein munandi størri rætt eftir barsils lógini enn ein vanlig familja við einum mammu einum pápa tí eingin vanlig familja kann nakrantíð svikkja ímillum mammu og pápa ein pápi kann ongantíð blíva mamma í einum manligum forholdi og fáa allar hesar her fjúrtan vikurnar fyrst og síðani tær tveyogtretivu vikurnar tað ber slekkki til altso tað vil siga at tey sum higartil hava havt vanligar treytir undir barsisskipanini í veruleikanum hava verri treytir enn tvey tvær samkynda mammur sum faktiskt kunnu svikkja ímillum og vera pápi viðhvørt og mamma viðhvørt og so kunnu vit spyrja var tað tað vit ætlaðu at geva teimum betri treytir ætla vit at landsstýrismaðurin helgi abramsen skal sita og gera reglur fyri hvør er mamma nær og hvør er pápi nær og hvørja treytir verða galdandi nærmanni mamma og nærmann pápi og fara við so yvir til hitt dømi við tveimum pápum so blívur tað bara upp aftur meiri forvirrandi altso tað blívur totalt ómøguligt og so kunnu vit taka tað triðja dømi sum vit hava til dømis frá okkara grannalondum hvar ið tað er ja ð tað blívur ongantíð vanligt men hvar tað kemur fyri nú otá at tveir menn sum altso frá skaparans hondum ikki kunnu fáa eitt barn teir aliera seg við einari kvinnu og so blívur hon mamman til barnið hjá øðrum av teimum nú eru tey trý nú e tey trý sum eiga hetta barni hvat ger helgi abramsen í tí støðu tá ið hann skal tulka reglarnar fyri hesi trý inn í tí vanligu barsilsskipanina eg sigi bara stakkask helgi abramsen at skula tulka hetta her altso eg hetta bara fyri at vísa at tað ber so illa til at tulka óvanlig viðurskifti inn inn í eina vanliga lóg altso at tulka annaðleiðis viðurskifti inn í tað sum annars er vanligt so vit hava snakkað saman eitt sindur í samgonguni um hetta her miðflokkurin hevur í fleiri ár havt eina hugsan um vit hava havt tað frammi til valið eisini at vit eiga at broyta barsilsskipanina og gera hana til eina meiri liðiliga elastiska laðarliga skipan sum hvar ið pengarnir fylgja barninum og tað vildi gjørt tað at vit fluttu hana frá at vera ein arbeiðsmarknaðarskipan til at vera eina sosiala skipan sum hon ið roynd og veru er soleiðis at øll børn hava rætt til barsils skipanina tað verður grundarlagið undir tí sum vit fara at tosa um í samgonguni og eg vóni at vit fara í hvussur at fáa finna eina loysn á tí málinum og tí kann eg siga ikki bara fyri at siga tað men tí tað eri elt at samgongan arbeiðir við hesum málinum og vit í miðflokkinum síggja hetta sum ein møguleika til at fáa eitt av okkara málum ígjøgnum sum vit hava havt frammi bæði til seinasta og næstseinasta væl at broyta barsilsskipanina og kanska diskussiónin í sambandi við tey samkyndu fer at hjálpa okkum at fáa tað framt takk fyri harra
har sigur strehmbergen at fyrsta ger so væl takk fyri harra formaður
ja eg undrar ist eitt sindur á hesi her útsøgnina um tað hetta her við biologiini í tí at vera foreldur visti man teingi upp á tær ein øgiliga stórur partur av føroya fólkum sum ikki kunna fáa børn tað er nógk sum ættleiða tað er eisini nógv sum vaksa upp saman við einum fosturmanmu ella fosturpápa ella vaksa upp hjá onkrum sum hava ættleittaði til dømis eru tey ikki líka góð foreldur fyri tí um tað ikki biologiskt hava átt barnið tey sum ætlaðu eitt barn ella tey sum taka eit barn til fostur ea hvat tað skal vera soleiðis hoyrdi eg tað ikki sambært definatiónini hjá billjustinussen at foreldraskapur eru væl ikki bara biologi tað snýr seg væl eisini um at kunna vera eg veitikim man kansn siga sálarliga til gongiligir til at kunna veita ta umsorgan sum er neyðug fyri at tú kansn fáa eitt eitt rygt og gott t lív sum barn so hetta her við at bara halda upp á bilogiina tað haldi eg ikki okur ríkka serliga langt við tí tá gongur hvørfall at seta ein øgiliga stóran part avja takk ger so væl biljustinussen
takk fyri har formaður
eg tosaði slett ikki um hvør góðr foreldur og ikki eg tosaði um barnsilsskipanina og at hon er ein lóg sum fult og heilt tekur støði í biologiini at tað er ein mamma og ein pápi vit hava greiðar reglar fyri ættleiðing og tær reglarnar eru í dag soleiðis at tað er slett iki aktuelt við barnsilsskipanini í samband við ættleiðing tí at tað tekur sína tíð og tað er púra rætt sum sirur stenberg sigur altso vit vit kenna til ófatiliga nógv tilfeldir í føroyum hvar ið børn eru uppvaksin hjá øðrum enn hjá sínum foreldrum orsakað av at annar ella bæði fullur frá ella tað vóru umstøður sum gjørdu tað tað ikki bar til oserliga tað samfelagið sum var kanska fyri hundrað árum síðani hvar ið hvar ið børn kanska vórðu sett út til onnur av fostra og so víðari men tað er eitt heilt eitt heilt annað kjak eitt heilt annað orðaskifti nú tosa vit um barsilsskipanina og at tulka nakað sum ikki ber til inn í barsilsskipanina tað var tað sum eg royndi at vísa á og eg havi ikki fingið svar upp á teir spurningar sum eg havi sett teimum sum hava sett uppskotið fram um hvussu tey ætla at loysa tað tey siga bara helgi abramsen skal loysa tað jatakk so er tað
bjarni kára sum petersen sum fær viðmerking ger s væl fakfyrihaar formaður ja eg
tað var eitt sindur at her sum siri stenberg var inni á eg eg fekk tað inntrýskið at biljustinussen onkursvegna ikki viðurkendi aðrir familjuformarin visti tað vóru tvey biologisk foreldur vit vita jú at tað eru at foreldraskapur kann vera so nógv og tað víðkar seg broytt til at vera bonuspápi til at verða foreldur at ættleiddum og so framvegis h tað onkursvegna sigur mær so mikið sum at mann eigur at kunna rúma hendan her bygnaðin eisini innan fyri barsilsskipanina ø men eitt sindur um hetta her nú nevndi biljustinussen at samgongan arbeiðir við eitt ítøkiligt uppskot sum ombars er øgiliga nógv í tráð við tað sum miðflokkurin staðir fyri tey seinastu árini hvat er tað fyri grundelementir sum biljustinussen hugsar um serliga tá ið tað viðvíkir at tryggja fíggjarligu rættina hjá børnuma samkynda um hvat hvar skal mann seta inn altso skal barnsilsskipanin sum vit kenna haina kollveltast ella er tað smáar einfaldar tillagingar takk fyrihar formaður ja takk ger so væl biljustinussen
eg haldi at
barsa skipanin eigur at vendast á høvdið og taka útgangsstøði í barninum tað er altíð ein mamma inni í myndini óðansæð hvat vissu eingin mamma er so er einki barn og tí er tann parturin altíð upp á pláss øtosa vit um attleiðing so trúgvi e at vit allarhelst mugu í í í holt við eina meiri djúptøkna lóggávu tí at attleiðingarlóggávan hevur øgiliga sterkar og fastar reglur og røtur í barnarættindum og tí er tað ikki ein lóggáva sum er man bara broytir soleiðiar o vrni tað hava veg sæð millum annað við einum einum donskum dómi í gjár haldi eg hvar ið ein ein mamma og ein pápi sum høvdu tað sum mann kallar eina burðarmamma í ukraina ikki fingu viðhald fyri at tann danska mamman kundi vera kundu ættleiða hesi børnini tí tað vóru pengar ímillum tað er ikki nakað mann kann bara gera soleisnar við at knipsa við fingrunum men viðvíkjandi hesum at pengarnir fylgja barninum so er tað nakað sum tiltalar okkum í miðflokkinum at øll børn eiga so ella so at hava rættindi til at fáa úr her millum annað lesandi foreldur sum í dag hava øgiliga lítla atgongd til barsilsskipanini haldi eg er ein mangulvøra í barslsskipanini jatakk
so er tað steffan klein poulsen sum er viðmerking ger so væl ja harformaður ckristian andreas
hann legði út við og ikki mann kann kalla tað eina tekniskara hugleiðing og tað bleiv stemplað sum eitt tekniskt nokk avt og billum stinussen hugleiddi seg víðari um reint praktiskt hvussu fólk høvdu tiljað seg til hetta lógaruppskotið eg haldi mangan vóru til minni kallað tað ein fløkista rammur har vit ikki støvnaðu fyri okkum í samgonguni tí ið hugsum hugsaðum hetta er at hvat ynskja vit sum føra løgting at byggja okkara lógur á ynskja vit at hava nakrar fastar rammur har vit ikki byggja lógir á kenslur ella ætla vit forskjandi hesum at vit byggja lógir á kenslur tí eg trúgvi at spórin hetta fær ongan enda eg trúgvi eftir munina ordan og kaos takka for mær ger so væl
jarðformaður eg haldi tað eru
væl sæð tað sum steffan klein poulsen inni á altso mann hevur hildið øgiliga fast um skipanina í í barsilsskipanini at at tað eru nógv sum slett iki hava atgongd til barsilsskipanina men nú i ið mannkann siga nú er kenslur koma inn á pallin nú siga øll altso veitst tú hvat mann kann ikki vera so fýrakantaður tað má kunna bera til og landsstýrismaðurin má kunna tálka hetta her soleiðis at tey eisini kunnu fáa rætt til hetta her meðan onnur sum altso í mínum eygum burdu havt fullan rætt til at fingið í balsskipanini ongantíð hava fingið úr henni so tað er rætt sum steffan klein poulsen sigur at hvat er tað sum flytur og hvat er tað sum motiverar mann skal ansa eftir at mann ikki lóggevur við kenslum men at mann mann hevur nakrar fastar og tryggar reglur soleiðisnar at tað er fólk vita hvat tey hava fyri athaldað seg til og og ynski man at broyta tað so má mann broyta tað so at mann eisini skilir hvat er mann hevur gjørt jatakk so er næstur at røða
bjarni kolasen petersen ger so væl takk fyri at hava formaður
ja tað eru tað veri tosað nógv um lógartekst og tosa nógv um jurða og eg taki undir við at vit skulu arbeiða við at syrgja fyri at lógarteksturin eru at tað er væl útarbeitt men eg haldi eisin at tað er ein moralskur spurningur harra formaður eg haldi at føroyar skulu vera eitt rúmligt samfelag og tað haldi eisini at tey flestu her á tingi kunnu verða samd um tað er ynskiligt at vit eru eitt fjølbroytt samfelag tað at tað eru fleiri ymiskir samfelagsbólkar men tað sum eg hevil størstan týdning er at vit eru eitt rúmligt samfelag tað at tað altaná líka altíð fer at verða rúmd fyri ymiskir samfelagsbólkar tað haldi eg at vit staðfestu tá ið tað var samtykt við meiriluta í tinginum í undanfarnu setu at samkind pør skuldu hava møguleikan fyri borgarliga giftu tann einogtjúgunda septembur spurdi undirritaði landsstýrismanninum í umhvørvisogvinnumálunum helga abramsen og landsstýriskvinnuna í almannamálnum elsbet mersetis gunnlegsdóttur um ávika vit sbarsilsskipanina og lóg um foreldramyndugleika og attleiðingarlógina hvørjum viðvíktu viðurskiftum hjá samkyndum foreldrum í føroyum tað sum tilskundaði mær at spyrja ndsstýrismannin var at eg hevði frætt um eitt samkynt par sum hevði søkt um barsil men at svarið frá familjufyrisitingini var at burðarmóðurin mátti søkja sum stakur uppihaldari og at sammóðurin ikki hevði rætt til helt eg ikki vera í lagi og spurdi eg tí landsstýrismannin í fyrsta lagi hvørt landsstýrismaðurin var kunnaður um tilburðir ella dømir um tilburðir har samgin foreldur hava søgt um barsilsútgjald og bert eina forelduri hev fingið rætt til útgjald og í øðrum lagi hvørst landsstýrismaðurin ætlaði at leggja fyri løgtingið uppskot um at javnseta samgind foreldur í barsilsløgini ikki fyrr enn níggju dagar seinni tan tretivunda septembur kemur svar frá landsstýrismanninum at barsilsskipanin kennir til tilburðir har samkynd hava søkt um barnsil uttan at tað hevr gingið teimum at møtu og landsstýrismaðurin segði seg ikki hava ábyrgd av økinum og vísti til landsstýriskvinnu í men tess á millum var tað almenna orðaskifti longu byrjað eftir einum rættiliga kenslubornum útvarpsinnslagið longu dagin eftir at spurningurin varð spurdur tað eldi til sera stórt kjak í almenna rúminum og vit hoyrdu frásagnir frá samkyndum foreldrum teirra avvarandi bæði úti og heima um hvussu hetta var ein álvarsligur mismunur dømi um vantandi viðurkenning og við tjúkkariskrift beinleiðis orsøk til at ungar familjur velja føroyar frá vegna væntandi rættindi heldur enn at velja føroyar til eg vónaði sjálvandi at vit fingu hetta í lag tá vit politisk gjørdus samd um at í føroyum skuldu vera pláss fyri øllum men tað er sjón fyri søgn at tær væntandi fylgibroytingarnar sum allarhelst skuldu verið gjørdar longu tá beint aftaná hjúnabandsløgin var broytt er nóg mikið til at ungar familjur ikki vilja búgva her tað er sjálvandi sera óheppið og fyri okkum í framsókn ið ynskja eitt opið og rúmligt samfelag er tað snokk sagt ikki nóg gott og vilja vit eisini vera við til at rætta tann skeivleikan tað eina er at tey samgyndu foreldrini sum talanir um ikki eru javnsett í barsilslógini hitt seinna er at samkynd søguliga ikki hava verið viðurkend her í føroyum hvørki sum sosialt ella løgfrøðiliga góðkendur familju bygnaður men í triðja lagi og eisini sum tað mest týdningarmikla er tað at børnini hjá hesum samkyndu pørunum skulu vaksa upp við at vit sum samfelag hyggja eitt sindur øðrvísi uppá tey hyggja eitt sindur skeivt upp á tey hava samkenslu við teirra ónorðmalu tilveru og unna teimum ikki atgongd til somu rættindi sum vit onnur í hesum førinum eru teirra fíggjarligu viðurskifti ikki tryggjaði løgmaður hevur saksið viljað rætta upp upp á hendan skeivleikan og nú hevur hann møguleika uppskotið tað ber við sær at sangin foreldur framhaldandi verða javnsett og javnmett við hinhinkyndum foreldrum hvørjum barsilsskipan á viðvík vit í framsókn halda sum sagt at vit skulu rætta upp upp á tann skeivleikan vit halda at tað eru viðurskiftir í okkara lógarverki sum skulu tillagast fyri at harmonisera við og endurspegla tann veruleikan at vit her á tingi hava vit meiriluta samtykt at samgind er ikki bara vælkomin í føroyum men ein virkin luttakandi og natúrliga inngrógvin partur av samfelagnum og hevur altíð verið tað tó uttan hóskandi viðurkenning og virðing og vit vita at umframt at vit her á tingi hava eina ábyrgd av at tryggja rættindi hjá minnilutum her á landi so hevur hetta eisini eina ovurhondsstóra undirtøku millum føroya fólk tað siðbundna hjúnaband kjarnufamiljan eigur sjálvandi sítt natúrliga pláss í samfelagnum men alt tað sum liggur uttanfyri sum ongantíð hevur verið viðurkent skal tað eisini vera pláss fyri ein familja har tað bara eru ein mamma og sonur hennara er minst líka góð familja sum kjarnufamiljan har tað bara er ein mamma og sonur hennara har tað eru tvey hálvsystkin har tað eru ein bonus pápi har tað er pápin og hennara tvær døtur eftir at mamman ikki millum teirra longur ella um mann hevur tvær mammur ella tveir pápar er minst líka góð familja uppskotið er ein partur av at vit í tinginum mugu gera lóggávuna soleiðis at hon endurspeglar tann veruleikan ið vit liva í óansæð hvørjar persónligar sannføroingar ein man hava løgmaður hevur nevnt at samgongan arbeiðir við ella ætlar at arbeiða við einum uppskoti sum skal tryggja rættindi hjá børnum av samkyndum foreldrum eg havi einki sæð enn men um samgongan ætlar at brúka a sína orku upp á løgfrøðina í hesum málinum so verður tað spennandi at síggja um tair fór at tosa prinsipielt um moralskt tá teirrara uppskot verður lagt fram einaferð langt inni í framtíðini í dag tosar mann um at tað undir vanligum umstøðum hevði kallað juridiskt fluguknepparoy tí tái hvørki tíma vilja ella ynskja at tosa um tey undirliggjandi moralsku prinsippini handan hesum uppskotunum tí um teir gera tað so koma kanska nakrar hógvar spakuliga undan og tað er ikki gott fyri veljarakanningarnar skilja tit tað skal vera mín inniliga áheitan at tit sum hava eina rættvísa kenslu yvirfyri umrøddu samkyndu foreldrunum og børn teirra og unna teimum tað at vera javnsett við okkum onnur at tit seta politikkin til viksu í eina løtu og atkvøða soleiðis at foreldrini sum verða umrødd her í dag verða viðurkend javnsett og javnmett og vird og at vit har við siga at her í føroyum er pláss fyri øllum og at samkynd foreldur sum hava valt okkum frá byrja at umhugsa at velja okkum til aftaná at vit her á tingi hava sagt vit standa klár at taka ímóti tær tí um vit velja tykkum vóna vit at tit standa klár at velja okkum eisini takkfyrhara
nigar tað fyrsta viðmerkja er ingilín didrisson strøm ger so væl takk fyri ja eg haldi at bega
keni kárasum petersen kemur inn á nakað týdningarmikið í sínari røðu sum kanska ikki hava verið so nógv inni á enn og tað er nemliga tað at hetta uppskotið snýr seg um barsilselldugjaldið ja men tað snýr seg so sanniliga eisini um viðurkenning og tá tað kemur til viðurkenningina av at familjur í føroyum eru ymiskar so haldi eg hata er øgiliga øgiliga týðiligt at vit síggja at ein partur av samgonguni ikki vil unna hesum fólkunum sína viðurkenning og eg egeg dugi ikki ordiliga at fáa mítthøvd rundan um hvussu tey kunnu gera eitt uppskot sum ikki fer at adressera tað eg haldi at tað verður áhugavert o kundi hugsað mær at bjarni kárasum petersen kundi veit ikke ja siga nakað um hvat hann ímyndar sær mær at sær at hetta uppskot fer at vera tí tað fer eg kann ikki fyristilla mær at tað er eitta uppskot sum fer at viðurkenna a sankyn foreldur tí tað er í øllum førum ikki tað sum ymsir samgongulimir ja takk gerso
væl jatin krasin petersen takk fyri tær formaður tað sum eyðkennir hetta
lógaruppskotið nú spurdi eg landstýrismannin í vinnuumhvørvismálum hvussu nógv fólk høvdu søgt altso hvussu nógv samkind pør høvdu søkt í seinastu tíðina tað vísti eg vera tvey pør tað hevur rættiliga lítið men tað fer sovit undirførstaðið um tað er tvey ella hundrað tað sum er tað sum eg hevur týdning er at eyteirra rættindi verða tryggjaðir vit tosaðu eisini um at skula tryggja rættin hjá nøkrum heilt fáum at kunna velja til kommunuval og løgtingsvæl tað er ikki tað verður ikki burderað út frá um tað er nógv sum taðhandlar um ella fá tá handlar um at tey hava nøkur rættindi skulu tryggjast og eg haldi eisini ræðuliga áhugavert at mann til hetta her uppskotið ger tað sum hevur kallað eitt eitt juridiskt nokk at men tá ið tað snýr seg um til dømis fiskivinnunýskipanina ella stórari rættargangslógir ella yvirvøku g hvørt á sínum en tá er alt tað undirorðna tá handlar tað bara um at vit skulu fáa nakað framt og tað skal ganga skjótt og eingin skal hoyrast og einki nakað so tað mann vel at fokkusera up á jurðaeðina í hesum førinum og ikki ta moralska undirliggjandi spurningin er er erlarmantitakk fyrihar formaðurjatakk so er tað
terða steffan klein poulsen sum fe viðmerking ger so væl ja takk harra formaður bjarni
kárasom petersen sigur at hetta snýr seg um at rúma menniskjuum og tí haldi eg ávart at spyrja hvussu nógvum bjarni kárasom petersen vil rúma í føroyum lgbt hevur ein lista tey nevna hinskynd samkynd transkendur á enskum eg kenni ikki hendan allan hendan listan sjálvur har ein langur listi vil hein rúma á øllum listanum gso hava vit aðrar bólkar ella onnur tildømis muslimar og og aðrar bólkar sum sum praktisera tað tá ein maður í fleiri konu fleiri konur er tað eisini nakað vit skulu rúma í okkara samfelag hvussu hvussu nógv nógv hon vil bjarni kárason petersen rúma takk hara formaður ja takk ger so væl bjarni kárasompet

listin sum steffan klein poulsen allarhelst sipar til tað er ein listi sum fyri heldur seg til kynsligan identitet tað hevur ikki nakað við biologiskt kyn at gera í so máta haldi g ikki at vit frá almennari síðu hava forpliktilsi at kunna impleimentera tað í lóggávu í hesum førinum hevur tú kyn øgiliga ítøkiligan týdning fyri um tú fær útgjald ella ikki og hvørs mann skal loyva fleiri konarí ella ikki tað ella fleiri mannaðar í tað tað havi eg ikki serliga sterkar meiningar um eg haldi ikki tað er eitt serliga serliga privalent fyribrigdi í føroyum men tað sum eg veit er eitt privalent fyribrigdi í føroyum tað er tag at tð er nógv samkynd pør sum sum hava børn og tey hava ikki nøkur rættindi í dag sum eg haldi tey skulu hava ogtað r eisini nógv av teimum sum hava valt føroyar frá og búgva eitt nú í keypmannahavn orsakað av at vit ikki hava fingið lóggávuna at harmonisera við tað at vit hava viðurkent tey sum ein familjubygnaður her í landinum takk fyriha formaður ja takk
øháðrn e faria víðari sovil eg garna heita á rutt vang og edvur jakobsen um at feldur um og samráðast so okur kunnu halda røður inni í salinum ger so væl bjarni kárason nei orsaka bjørt samunsen skal er viðmerking ger so væl takk fyri bjarni kárason
petersen vísir øgiliga væl hetta snýr seg um nøkur ítøkilig dømir tað eru nøkur børn sum eru fødd og tínbørn sum eru um móðurlívið á veg til at blíva fødd og tað snýr seg um at at tryggja teimum hendan møguleikan bjarni kárasom petersen vísti safyrispurningarin hjá honum sum høvdu fingið nógv um merksemi og sum haldi eg var øgiliga umráðandi at fáa fram eg havi hug í tí sambandi at nevna at eg sjálv legði eisini vegna tjóðveldið fram eitt lógaruppskot um akkurá hetta sama sætta mars í ár altso í seinastu tingsetu og tað var ein partur av fleksbarsils skipanini ig g ætlaði at spyrja tingmannin um akkuráet her við at mann ger ymiskar tilleiðingar í barsilsskipanini alla tíðina tað uppskotið snúði seg bæði um akkurát hesa ásetingina men eisini um onnur ting og at tað er natúrligt at mann tilagar eina skipan til soleiðis sum veruleikin broytir seg er tað ikki so einfalt sum tað takk fyri ja takk ger so væl bjarni
takk fyri formaður sjálvandi mann
skal alla tíð í øllum lógarverki gera leypandi tillagingar har mann metir tað er neyðugt og akkurát viðvíkjandi barsisskipanin er tað kanska relevant at taka barsisskipana sum sum hon er uptil eina heildarmeting men akkurát hetta her uppskotið sum eisini var við í uppskotinum hjá bjørt samuelsen tað er eitt lutfalsliga ultimativtein ultimativur spurningur um hvørs samgind kør skulu inkluderast ella ikki í í í barsiskipanina og hetta her uppskotið er eitt uppskot sum sigur ja tað halda vit at vit skulu hava rúmfyri og soleiðis juridiskur spurningarnir sjálvt um samgongan roynir at hefta seg øgiliga nógv upp í tí eru ikki so konservatiellar sum mann sum mann roynir at fáa tað a framstanda altso vit hava gjørt okkara forarbeiði og halda eisini at hetta eru juridiskt forsvarligt at leggja fram og umsitingin hevur eisini givið grønt ljós fyri tað so tað er í hesum førinum ein spurningur um hvørs mann vil hava at samgimt foreldur eru inkluderaðu barsulsskipanina ella ikki takk fyri formaður jatakkso er

so er tað barsilsskipanin og barsiskipanin hon er ein fyrsta treyt fyri at fáa barsils gjald og barnsils farloyvi tað er at mann hevur arbeiði man er løntakari og har aftrat skal mann vera foreldur og foreldur tað merkir so bæði tað at eitt barn fyri fólk ella tað at mann hevur adopterað eitt barn vit kenna eisini eina trupulleikar við at lesandi vísa á at tey fáa einki úr úr barsilsskipanini tí at tey eru ikki á arbeiðsmarknaðinum og tað er so millum annað ferslagan her takka sum biljustinussen var inni á hett her at um umbarsilsgjaldið skal fylgja barninum tí tað eru ymiskir bólkar sum ikki fáa úr esær skipanini nú eru tað øgiliga nógv gjártbíst úr atsamkynt ikki fáa men tað eru eisini nógv onnur sum ikki fáa til dømis lesandi tey fáa heldur ikkiøh ert tú ikki foreldur so hevur tú hvørki rætt til barsilsfarloyvi ella barsilsgjald tað er jú púra logiskt tað hoyris við til tað tú ert foreldur um við foreldrarættinum so fylgja bæði rættindi og skyldir barsils farloyvi og barsilsgjald eru rættindi sum foreldur hava saman við ymiskum skyldum sum tey hava mótvegis barninum tá tað kemur til samkynd so er grundleggjandi trupulleikin hjá teimum ella spurningurin tað er foreldrarætturin avbjóðingin er at bara annað av teimum er skráset sum foreldur sjálvandi tað kann vera ðrvísi vistær adoptiv man adoptera tvey samkind kunnu gott adoptera saman men visti r eitt barn sum verður føtt so er bara annað skráset sum foreldur og tað er avbjóðingin í samband við barsisskipanina tí at nú er tað spurningurin um um rættindi og skyldir altso skalt tú hava rætt rættindi til at fáa pengar í barsisskipanini men ikki hava skyldu sum foreldur móti barninum um foreldramyndugleikin skal broytast ella ikki tar kundu hava okkra meiningar um men tað undrar meg at tá uppskoti verður gjørt um at broyta lógina at tað so ikki verður gjørt í foreldrarættinum tí nú fer mann inn og lóggevur um at veita barsils loyvi og barsisgjald til fólk sum ikki eru skrásett foreldur og heldur ikki hava skyldir mótihsbarninum og tað er rættiliga prinsipielt øh tá eg nevni skyldir so so hugsi eg ikki um um kensluliga skyldu sjálvandi tá man hevur eitt barn so følir mann eina kenslu at mann hevur mann hevur skyldu móti hísum barninum men hugsi g um rættiliga skyldur um til dømis talan blívur um eitt barnaverndarmál og bara annað hevur foreldrarættin so er hitt púra leyst av skyldunum sum fylgja við tí hum til dømis tey fara frá hvørjum øðrum øh so skal tann sum sum eitur pápin í hesum førinum ella ella tann sum ikki hevur foreldrarættin ikki rinda barnapengar til til barnið tað vil siga skyldan sum foreldur fylgir ikki við og tá blívur tað nokks prinsipielt skalt tú hava rætt til barsilsfarloyvi og barsulsgjald uttan at tú skyldu til at uppihalda barninum til tað blívu átjan ár

at aðí uppskotunum at nei lat meg taka ett annað fyrst øviðsuvit taka taka hvussu hetta barsiski gjaldið verður ella barsils farloyvið verður býtt millum foreldrini so er tað so er tað púra vanligt at mamman hon eigur so sínar fjúrtan vikur og pápin eigur fýra og restina av teimum áttaogfjøruti ella tað sum skjótti verður í tveyoghálvtrýss vikur tað eiga te kundu tey so bíta ímillum sín øh í øllum allarflestu førunum er tað soleiðisnar at mamman hon brúkar bæði sína kvotu og felagskvotuna meðan pápin brúkar sínar fýra vikur ella einki øhog tað sum hetta uppskotið snýr seg um tað er altso hesar fýra vikurnar nú er tað næsta ljóðað í miðlunum sum um at samkin slekkiseg fáa barsils gjald ella at sleppa í barsil farloyvi sog tað er ikki rætt mamma í hesum førinum fær allar hesar vikurnar áttaogfjøruti vikurnar tá ið tá ið lógin er broytt tað er bara hesar fýra vikurnar sum alt málið snýr seg um tí athin persónurin er ikki skrásett sum pápi og fær tí ikki

uppskotinum har stendur í teimum førum har talan er um tvey av sama kyni ið hava fingið barn saman stendur í gí uppskotinum og so e spurningurin er tað tvey av sama kynuni ella tvær av sama kinuni tí sum eg í at síggja uppskotið so so er hatta ikki galdandi fyri tveir menn er tað verul nokk so nógv tosað um um um javnrætt í sambandvið hetta hetta hetta málið men sum eg díi at síggja at ppskotið sokunnu tveir menn sum hava eitt barn ikki te evóra ikki umfatað av hasun her hetta er bara tvær kvinnur so ati so har er hvussur ein avbjóðing eisini framvegis um hetta verður samtykt og stendur í viðmerkingum til aitt uppskotið og talan er um føri har eingin annar kann gera rættarligt krav uppá barnið tað vil siga tað sum er avbjóingin har er tað at tað er er altíð am mamma onkustaðni og hon hevur eitt rættarligt krav uppá barnið og tí kunnu tað kunnast ikki meira enn tveir persónar hava rættarligt krav p ám barnið og tí tíg sum eg tígi at síggja ta og havi fingið at forklára so er hetta ikki galdandi fyri tveir menn men bara tvær kvinnur í farna valskeið so broytti mann hjúnabanslógina og men mann broytti ikki fylgilógirnar sum fylgdu við og og tað er so tann avbjóðingin sum er og so er spurningurin og tað er tað sum altíð blívur spurningurin hvat so við barninum skal hetta ganga út yvir barnið at mann ikki hevur broytt fylgilógirnar so hvørt sum sum mansum mann tá man broytti hjúnabalslógina og har hevur mann tosað um ymiskar møguleikar og ein ein møguleiki og tað sum biljustinussen nevndi tað er ettaher at pengarnir fylgja barninum at finna ei eina loysn soleiðisnar at líkamikið hvør foreldrini eru so hoyra pengar til barnið otað er so ein møguleiki men tað er statvek hetta prinsipiella at tú at so kemur onkur at fáa barsilspengar og á rætttil barsilsfarloyvi uttan at hava rættaliga skyldu ímóti sparninum og tað er sjávandi einm avbjóðing men tað er nakað sum mann so hyggur eftir øh nú nevndi bjarni kárasom petersen at hann hevsein fyrispuring til mín og um et øki og eg sagt tað var ikki mítt øki og tað tað var tí at tann fyrispurningurin

og tað er tí at tann fyrispurningi hann snúði seg faktiskt um foreldramyndugleikan sum jú er tað grundleggjandi í hesum málinum at at tann grundleggjandi spurningurin skúli skal man kunna fáa barsils farloyvi og barsil og barsils pengar visti mann ikki hevur foreldramyndugleika móti sparninum ta er líkasum tað tað sum er tað grundleggjandi tað var tað sum eg hevð hug at siga um hetta málið takk
ikar beinta løgu jacobsen ger so væl ja takk fyri harra formaður at hoyra
landsstýrismann akkurát nú tað var akkurát sum hoyranda nærra sangin har tað er hol í míni byttu og svarið er so bøtað tað eru so øgiliga nógvar forðingar sambært landsstýrismanninum so bøtar fáa tær í rætt lag og landsstýrismannin tosar um trupulleikar og við at vera foreldur samkynd hava als ongar trupulleikar við at vera foreldur samkynd eru akkurát líka góð foreldur sum øll onnur fólk tað er politiska skipan sum er trupulleikin takk fyri at forma mær hevði eg teir huga mongum

hav fori mæ eg veit ikki u beinta løgið var inni í salinum tá ið eg helt røðuna men eg havi ikki nevnt at tað eru trupulleikar hjá samkyntum at vera foreldur tað haldur slekki eg nevnd í hella tikið og eg haldi helduri at eg nevndi at tað var holin í bygdin sum ikki kundi bøtast og haldi vístnevndig á møguleikar sum eru men eg vísti eisini á at teir trupulleikar sum eru og tað eru trupulleikar sum máli og tað haldi øll mugu bara viðurkenni tað sotð er tað takk fyri
hvat sum ger so væl takk fyri landsstýrismaðurin hevur
sjóvandi fullkomiliga rætt í at tað er ein stór avbjóðing at samkiftað tekur tvey tólvt ár hjá teimum at ættleiða eitt barn tvey gifst samkynd sum fáa eitt barn saman anna má bíða í tvey hólvt ár við tey foreldrini eru sama kyni til tað hevur ættleitt hetta barnið og tí er tað við siga at barsisskipanin eigur at kunna gera reglur har tað ber til at fáa barsilspengar tá mann veit at hetta barnið er barnið hjá hesum báðum men at tað formella ættleiðingar prosessini ikki komu á pláss men spurningur til lansstýrismannin er vil hann tryggja at rættindini sum foreldur hjá samkyndum verður dagførd í føroyum vil hann tryggja at tey fáa foreldrarrættin bæði við føðing av barni so tvær mammur sum fáa eitt barn saman kunnu fáa báðar foreldrarættin fulla foreldrarætt longu við føðing tí vilsi landsstýrismaðurin veruliga vil arbeiða fyri tí so skal mann fáa allan allan stuðul til tað vit hava bara skilt á lagnum at samgongan vil ikki samtykkja eitt slíkt uppskot men viss landsstýrismaðurino arbeiða fyri tí so skal hann fáa allan stuðulja takk ger so væl helgi sapalbsen
tað er
eg umsiti ikki foreldramyndugleikan so tað var ikki eg sum kunni gera tað men tað tað sum eg vísi á tað er tað at visti mann ætlar hetta her visti mann veruliga meinar taher so undrar tað meg at mann ikki farin har tí at tí at tað sum blívur trupulleikin í hesum her uppskotnum liggur nú tiðer tað nú broytir mann bartilsskipanina soleisiat mann kann fáa barsil uttan a skráset sum foreldur og og tað haldi eg eri eri vendir øgiliga skeivt so skal mann heldur broytt foreldramyndugleikan og sagt at at so kunnu báðar ver vera í tí førinum verað skrásett foreldur jamen so fingu tæað automatiskt lei ikki kanska kkjóarmata kn kanska tilleigar lógina lýsindi barsskipanina men eg haldi at mann tekur hatta hvussu er skeiva raðfelgin vistiti hatta málið man vil takkfyrija takk

harra formaður ja landsstýrismaðurin hann hevur brúkt sína røðu pa argumentera við rættindum og skyldum altso so fært rættin tí barsskipanina sum ha eisini hava skyldur mótvegs barninum og eg vildi eg vildi hvussu ípástaðið at attá vit snakka um samgind foreldur so vilja tey meira enn gjarna hava skyldirnar mótvegis barninum teir fáa saman við sínum maka tað er nú so einans soleiðis at attá ið sangin velja at fáa børn saman so eru tey absolutt planløgt børn sum mann hevur tykið ett aktivt væl um at fáa saman men eg haldi ikki at argumentatiónin ella tann tað sum landsstýrismaðurin hevur brúkt sína røðu uppá hongur serliga væl saman tá hann klárt vísir altso ikki vísir at ynski til at broyta uppá heldur ikki foreldramyndugleikalógina visti tað visti tað skuldi verið soleis at lanstýrismaðurin ur ætlanir um tað ella kundi hugsað sær tað saman við samgonguni so skuldi vit gera tí tann størsta stuðulin ja takk

har formaður eg eg haldi at onkra hasum viðmerkingum tað tað ljóðar sum slettik hat tær eru til mín tí at ella fólk lurta ølia illa altso tá eg sigi rættingi og skyldir so undirstrikaði at tet tosaði um rættarligar skyldir altso eg ivisti í at fólk hava kenslur at føla at tey nakað fyri børnum føla at tey hava ábyrgd fyri børnum tað er sett ikki kenslur eg tosi um men eg tosi um rættiliga skyldur tann dagin tá ið fara tað hvør til sítt kann eg svara svara bara tí øh tann dagin tá ið tað fær hvør til sítt til dømis øh so hevur tann sum hevur hevur páparóllna ikki skyldu at rinda barnapengar til dømis og tað er tað er meiratað er tað sl g eg skyldand eg husi um at at tey hava ikki hava ikki foreldramyndugleika og teir tær skyldir sum fylgja foreldramyndugleikan tstað er tí eg sigi at rættindi skyldir skuldu fylst tað er tað eg meini við annars haldi eg at vit hava víst á nøkur ting sum vit vit saktanst kulu broyta við fyri at fáa tær finna loysnarmál takk fyrija takk sore ta gi
drksen strøm sum erviðmerking ger so væl takk fyri harra formaður
ja í dag er tað soleiðis at eitt tyngskynt par kann fara niður vestu tey hava trupulleikar við at blíva upp á vegin og blíva innesimineraði tey koma heim mamman og pápin hava foreldrarætt og mamman og pápin kunnu fara í barsil ger eitt samkynt par tað sama so er tað tann eina mamman sum verið skrásett sum støk í bartisgrunninum og sum einsamøll far foráeldrarrættin er tað ikki ein rættiliga síggjandi mismunur og tekur heldju abransen spyrji líkasom bjørcs amuelsen hon spurdi um tú fert at arbeiða fyri at ta verður broytt men tekur heldjur abramsens so undir við at tatta her verður broytt so at mismunurin ikki verður har og skulu vit tosa um rættindi um skyldir so hava vit jú øll skyldu til at gjalda inn í bartetsgrunnin og hesi foreldrini at barninum hava rættarligar skyldir ter koma so kanska bara eitt tvey eitt hálvt ár eftirfylgjandi tá ið tey skulu ættleiða barnið og tað er eisini ein feilur í lógáv
ær hengi apransen er orðið eftr ger so væl harra formaður tað er rætt at vit rinda á øll ín
barsisgrunnin altso gamlir dreingir í gamlar gentur rinda eisini í barsisgrunnini sjálvum tey ongan fá nakrað út so taðr so tað er ein skipan tað er ein arbeiðsmarknaðuur skipan hvar øll skuldu rinda inn og tann sum hevur tørv á tí et skal fáa út men mismunurin sum ingilin strøm vísir á hann liggur væl saktans í tí at í iðforeldramyndugleikan altso vstað var vistvhesar báðar sum hon nevndir fara av landinum og og koma aftur onnur í barn øhvist tað er fyri mismuni so er tað tí at onnur ikki hevur foreldramyndugleika tað er tí eg sigi tað vil mann broyta tað tak tað so frá rættari síðu og og og og og rætt upp á tað har og tað er foreldramyndugleikan og so nú nú ótólnis setti efti í triðja spurninginum øh og tað er ja tað er attaer við at við at broyta lógina altso tað sum eg havi sagt øhvit hava billjustinusen nevnd í ørin møguleika og tað er nakaðsum vit hava hugt eftir ísamgonguni tað er ikki mítt málsøki men men tað er nakað vit hyggja eftir takk fyri ja takk so er tað billjustinusen sum fær tvimerk
ger so væl takk fyrhera formaður nú verður ein øgiliga up
uppgáva løgd á helga abransen um síðrat hetta uppskot verður samtykt og tað verður a skula definera til dømis tá i tað eru tvær kvinnur onnur eigur eitt barn og hin livir saman við hesari sum eigu barnið hvussu fer helgja abranesens so at tulka hesar reglurnar sum um tey vóru hinskynt tí at tað eru tey jú ikki altso verið so hin kvinnan pápin í tí førinum og visti tað so svikkjar at hon sum seinni fer at fáa eitt barn verður so tann sum e fyrra førinum fekk eitt barn so pápin næstu ferð hvat sær landsstýrismaðurin fyri sær hvussu skal hann í einari kunngerð kunna stýra hesum jahelta hag a n s
ja har heimar
eg havi ikki eg havi ikki hugt eftir hvørjar møguleikar eru at at gera kunngerð enn nú mágu veg fyrst síggja hvat hendivið hsum uppskotinum men eisini við síggja summarið sum ein trupulleikar og sum eg havi fingið at vitað kann blíva rættiliga stórur trupulleikisher tað er tað at sum uppskotið liggur nú við seird samtyktia liggur nú so kunnu tvær kvinnur báðar fáa barsiskipan meðan tveir menn fara hvørgi ella ella ella teir koma ikki somu støðugt altso tá tá verður tá verður annar ikki roknaður sum pápi og og tað vil siga at at nú nú sum uppskoti liggur nú sum eg havifingið heina frágreitt so so seti tað ikki tvær kvinnur og tveir menn í somum støðum so har er nógv nógvar løgfrøðiligar avbjóðingar men eg dugi ikki at gjøgnumskoða tær í løtuni men tað er sjálvandi nakrar sum eg far hyggja eftir takk fyrijatakk
mín næstur at røða verður so beintí løgi japobsen ger so væl ja takk fyri harra formaður
nú rópa fólk í samgongd her um diskriminering av foreldrum men tað sum hetta uppskotið snýr seg um tað er diskriminering av børnum tí stutt sagt so snýr seg hetta uppskotið seg um at javnseta allar nýføðingar so øll børn hava rætt til at hava foreldrini hjá sær líka leingi heima í barnsølu tað er tað hetta uppskotið snýr seg um sum er so verður mismunur gjørdur á nýføðingum og tað eigur sjálvandi at verða broytt vit ynskja jú øll at øll børn fáa eina góða byrjan upp á lívið og at øll børn verða javnsett tað er tað hetta uppskotið snýr seg um harra formaður her er uppskotið her í tinginum so verður øgiliga ofta tosað um kostnaðin av einum uppskoti men hetta uppskotið her er tað ið politikarar ofta tosa um sum útreiðsøgnum neutralt tað vil siga at hetta uppskotið fer ikki at hava eyka kostnar við sær fíggjarliga orsøkin til at eg sigi tað er at samkynd og samkynd foreldur á sama hátt sum øll onnur á arbeiðsmarknaðinum altíð hava rindað til vartaskipanina líka so leingi sum skipanin hevur verið til munin er bara at samkynd hava ikki fingið úrskipanini á sama hátt sum onnur foreldur harra formaður við formansins loyvi so fer at endurgeva eitt brot úr sanginum morgun byrjanin av sanginum eru morgun og nýføddir grátur og seinni verður so sagt um tú vilt korini vita best at eg sigi so minst tó eingin veit um júst títt lív skapt er til eydni og ljós og harra formaður tað er júst tað vit vilja øllum børnum okkara eydni og ljós vit vilja rudda teimum slóð á lívsins leið tað er ikki altíð at tað ber til men júst í hesum førinum ber tað til við tríogtretivu sum sita her í løgtinginum vit kunnu geva nøkrum børnum eina góða ella uppaftur betri byrjan upp á lívið tað kunnu vit gera her í hesum salinum og tað haldi eg vit skulu gera tí er vón mín at øll tingfólk fara at siga ja til at javnseta allar nýføðingar í føroyum takk fyri harra formaður
ger so væl takk fyri harra formaðu
tingsamur dag um um akkurát hvat er fyri samfelag vit ynskja okkum og vit ynskja at børnini í okkara landi fáa tað besta byrjanina upp á lívið sum tey kunnu eg hugsaði kanska at at beinta løgu kundi siga eitt sindur um hetta her við rættindum og skyldum hjá samkyndum foreldrum sum velja at fáa eitt barn saman hvat er tað fyri rættindi og skyldir sum tey mangla í dag takk fyri
ja takk fyri at formaður samkynt
ynskja bara tey somu rættini og teir somu skyldirnar sum allir aðrir borgarar í føroyum samkynd eru foreldur á sama hátt sum øll onnur men samkynd hava bara ikki tey somu rættindini og harvið hava børnini hjá samkyndum heldur ikki tey somu rættindi tað einasta vit ynskja tað er at hava somu rættindi og at børnini hjá okkum skulu hava somu rættindi takk fyri eg hava
gjør so væl ja beint á løgu skarður veruliga
veruleikan inn á bein hetta snýr seg um børnini í føroyum at javnseta øll børn í føroyum og hetta snýr seg eisini um javnbjóðis virðing av øllum foreldrum í føroyum í veruleikanum so átti hetta bara verið eitt avgreiðslimál hví hví heldur beinta løgu at tað skal vera so trupult ja takk keksper betaløg jakobsen

hetta eigur altso ikki at vera so trupult tí sum sagt hetta snýr seg um at javnseta nøkur børn og tað vildi eg hildi at øll trýogtretivu sita inni her í tinginum taka undir við at øll børn í føroyum hava somu mann sigur fyritreytir tá ið tey koma í hendanum heimin so tí snýr tað seg bara um at javnseta nøkur børn taði eingin trupulleikið hetta málið her kann loysast takk fyri har mær
so verður næsti røðari bjørt samunsen ger so væl
formaður hetta málið er sára einfalt í veruleikanum so kundu vit biðið fólkkoyrt hondina upp og sagt eru tit fyri ella eru tit ímóti at samkind foreldur og børn teirra fáa rætt til barsils farloyvi við løn so einfalt er hetta málið og so hava fleiri roynt at sagt her í dag at ja men hetta er so torgreitt at tað er so torsilt og hetta er so trupult við kunningi og so frameftir taka landsstýrismannum fyrst hann tosaði øgiliga nógv um foreldrarættindin ohann hevur fullkomiliga rætt rættindini hjá samkyndum til at bæði kunnu verða foreldur av barninum longu tann dagin tey eru fødd tað eru tað týdningarmesta at fáa upp á pláss tað er tað týdningarmesta at fáa upp á pláss avbjóðingin er bara at tað eru komnar so greiðar røddir frá tveimum av trimum flokkum í samgonguni um at tað fer mann ikki t gera og tað ætlar mann sær ikki at gera og tað vil mann ikki gera og tí er tað nokk so áhugavert at landsstýrismaðurin í barsilsmálunum brúkar sína talutíð uppá tosa um tey rættinduni sum mann ikki ætlar sær at fremja harra formaður mær dámar ótrúliga væl at mann kallar tingini akkurát fyri tað tay er tað er so nógv lættari at arbeiða politiskt tá i mann ger tað og tá snýr tað seg um at vit hava lagt hetta barsilsuppskotið fram einsmalt uttan at leggja uppskot fram um um foreldrarættindi tí at vit hava fingið signalir um at tað hevur ein møguleika fyri at blíva samtykt tí tað eru góðar røddir í samgonguni sum ynskja skiljas tingini at sum ynskja at mann gevur samtjørnhesi rættindini og vit vilja tí geva teimum ein møguleika fyri tí harra formaður vit viðgera í løtuni liggur í vinnumál í vinnunevndini eitt uppskot um at mann vil geras smittufyribyrgjandi lóggávu gjøgnum matstovulógina tað er bara ei eitt dømi um hvussu kreativur mann kann vera tá ið man juridiskt heldur ant teg fór avbjóðandi at gera eina føroyska farsóttarlóg tað hevur samgongan ongar trupulleikar við sjálvt um tað eru upp í skuffur av løgfrøginumo tátum sum mæla frá at gera smittuverju lóggávu gjøgnum eina matstovulóg men tá hevur mann ongar trupulleikar ella tað vil siga jú ein partur av samgonguni hevur eisin trupuleikar við tí men tað eg vil siga er at hetta uppskotið er øgiliga einfalt í veruleikanum snýr tað seg um nøkur børn hjá nøkrum samkyndum og foreldur teirra at tey skulu hava javnsettan rætt til barsilspening og har má reglurnar gerast soleiðis at soleiðis sum skipanin er í dag har tað eru barsisskipaner trý býtt ta er býtt eina kvotu til mammuna o ein til pápan og so í størsti partin av skipanini ein felagskvota sum foreldrini býta sum tey sjálvu vilja tey samkini skulu bara hava rætt samkin foreldur skulu hava rætt til akkurát tað sama akkurát tað sama sum longu er galdandi fyri tað sum barsilslógin í dag kallar mammu og pápa so harra formaður tá ið mann roynir at gera tekniskt nokk aut og tá ið mann roynir at grugga hettar tá ið mann roynir at draga millum himmal og jørð inn so vil eg gjarna minna á at hetta lógaruppskotið er sára einfalt

ja hetta er øgiliga einfaltá hettað snýr seg bara um akkurát tað vil mann at samkynd foreldur sum fáa børn tað eru nøkur børn sum eru fødd útav tað eru nøkvir børn sum eru móðurlív sum verða fødd skjótt vil mann at tey skulu hava rætt til at bæði foreldrini fáa barnsinspening punktum um mann so hevur onkrar ynskir um at gera onkra løgfrøðiligar tillagingar í nevndina jamen so gera vit tað vinnunevndin er púra opin fyri at vit kunnu viðgera hvørjar broytingar mann ynskir tað týdningarmesta er at fáa hesi rættindini upp á pláss og øll onnur rættindi sjálvandi so hevur tað verið víst á ati sum tei víst á ati hevur man ikki framt øll hesi tingini te imum framdi hjúnaðbansmálu tað haldi eisini eg havi hug at svara ógvuliga ærligt uppá hjúnabandsmálið var ein ógvuliga tungur og langdrigin burður tað tók nøkur ár og tað var eitt ógvuliga hart orðaskifti her hvørja ferð tað er ikki so lætt at fáa hesi her lógaruppskotini ígjøgnum tað síggja vit eisini í dag altso mann er villigur til at fara allan vegin sum miðflokkurin víst á til at avtaka barsilsskipanina í tí skipanum er í dag sum ein arbeiðsmarknaðarskipan og koma við eina heilt aðrari skipan har pengarnir fingja barninum og tað er so eina heilt nýggj nýggj skipan sum so obart ikki skal verða knýtt at sum skipanin er í dag har tað er ein tryggingarskipan har mann fær endurgjald fyri mista lønarinntøku visti mann fær brúk fyri at fara í barnsburðarfarloyvi manngar mann verður tryggjaður ta lønina mann missir tí mann fær í farloyvi so í veruleikanum vil miðflokkurin og fólkaflokkurin í særi samgongun vilja gjarna fara allan vegin og gjarna heilt nýggja skipan har sær børnini hjá samkjøndum fáa pengar men hvat er so trupulleikin hvør er so trupulleikin vit hava so hoyrt landstýrismann í barsulsmálnum siga at tað vara ikki hann sum skal gera hesa barsisskipanina so tað kundi verið áhugavert at hoyrt hvør tað so er og eg gangi út frá orsøkin til han a sigur tað tað er tí at so er tað ikki longur ein arbeiðsmarknaðarskipan

ein áheitan á samgonguna upplýsi okkum eitt sindur meira um hvat arbeitt verður við men eg havi verið takksom fyri tær røddir sum hava verið ja longu síðan marsmánað tá ið vit fyrstu ferð løgdu eitt uppskot fram um ati at broyta barsasskipanina soleiðis at eisini samkynd kundu fáa hesi rættindini at sjálvt løgmaður hevur verið úti og sagt tað tað tað snýr seg um tann fíggjarliga partin so eigir marnar at tryggja teimum samkyndi og tað hava fleiri røddir í samgonguni víst á so vit vóna at tað ber til at semjast um eina eina skilagóða broyting soleiðis at samkynd og børn teirra fáa hesi rættindini so er tað verði nevnt nakað við at pápar ikki eru við hesum uppskotinum tað eru tær í veruleikanum men har er støðan tann í dag ati pápar kunnu bara fáa eitt eitt barn við at ættleiða tað av natúrligum orsøkum og og har er skipanin í dag soleis at tað tekur langa tíð at ætleiða men tað stendur jú í her uppskotinum at í teimum førum har tað ikki e greitt hvør er at tulka sum sum mamma og hvør at tulka sum ella hvør at tulka sum hevur rættin til ta kvotuna sum í dag eitur kvotan hjá mammuni so ger landsstýrismaðurin nærri reglur og tað er millum annað í har verður dømi nevnt um tá ið mann ætlaðir eitt barn so meir innmigla er tað ikki og er tað ikki nóg greitt ja men so nágreina vit ott gera vit tað greiðari í broytingaruppskotið í nevndini men tað er so umráðandi harra formaður at mann ikki gruggar hetta málið at mann er púra ærligur vil mann geva samkjyndum børnum og foreldrum teira missur rættindina ella vil mann ikki ja ella nei hvussu nógv siga ja vuvs nógv síðani nei so einfalt er hetta tað lógartekniska tað er altíð minsta avbjóðingin at broyta v sum hann veruliga vil og minnist til vit viðgera í tinginum ofta lógaruppskot sum snúgvast um hundraðtals milliónir har mann ikki fýrur fyri at leggja allar heimildina til at landsstýrismaðurin sjálvur kann gera av ja nærmast kann gera sum hann vil til dømis tá tað snýr seg um okkara milliarda fiskivinnu ríkisdømi so eg hopi ikki at nakar letur seg lumpa orsaka eg brúkiki tað av i men av av hesum ati at mann tosar um at tað juritis er forfløkt tí juridis er tað rættiliga einfaltað erein spurningur um skal barsilsskipan víðkast til at fevna um samkynd ella ikki og vit hava gjørt omanfyri tíggju broytingar í barsisskipani síðan hon kom og tað uppskotið vit løgdu fram í mars í í ár tað var jú eitt uppskot sum hevði átta tíggju broytingar við sær so so tað er alla tíðina uppskot um broytingar og til dømis hava bæði tjóðveldi og javnaðarflokkrnum arbeitt við at skipanin skal blíva meira fleksibil tað er eisini ein partur av tí í tí liggur eisini at bæði hinskynd og samkynd foreldur fáa betri møguleika fyri at leggja barsilstíðina til rættis eftir tørvinum hjá júst teirri familjuni at enda vil gjarna vísa á at hesi børnini vit tosa um her hetta eru samkynd foreldur sum eru pør sum hava valt at fingið eit barn saman í dag er støðan tann at tað eina foreldri má ættleiða barnið eftr eina tungprosess men tað ber væl til tíbetur men tað tekur vanvíst tveyeitt hólvt ár og tí siga vit at tað hví skal tað vera neyðugt at bíða tveye tólvt ár vit vita við hesi samgonguni fáa vit ikki foreldrarættindini upp á pláss soleiðis at barnið longu við føðing kann hava tvey samkynd foreldur tí siga vit jamen so lat okkum taka tað sum ber til at fremja nú og so má vit fremja hini tingini í stiðum og eg haldi sjálv at hetta við foreldrarættinum er sera sera umráðandi at fáa upp á pláss tað skal eg ikki dilja út yvir

kanska serliga framsøgumannin hjá fólkaflokkinum sum segði og eisini til røðuna hjá landsstýrismanni sum eg nevndi sum segði at at við hesum uppskotunmvit mann loypa foreldrarættin um nei við samgongan er viðlig til og umboð fyri samgongu klokkan eru villur til at at mann fær foreldrarætinuppá pláss sog lat okkum gera tað tað kunnu vit eisini fremja øgiliga skjótt við seg vilja so tað tað skal ikki liggja og forða men lat okkum fremja tey tingini sum semja er um og har hava signalini frá fleiri pørtum í samgonguni verið púra greið at mann ynskti at taka undir við einum uppskoti sum hesum so eg haldi eg fari ikki at siga meira harra formaður bara líka minna á at tað snýr seg um nøkrur ítøkilig børn tey kunnu kanska eita elin og jóhan og poul og kristina og tey eru longu her tey liva ímillum okkum tað eru foreldur sum longu eg hava fingið hesi børnini tað er bara ein spurningur um vilja vit lova teimun vera innanfyri ella ikki takk
viðmerking takk fyri harra formaður
og ja samgongan hevur brúkt øgiliga nógva tíð og orku upp á at spyrja inn til tað lógartekniska í hesum her beint nú verður ikki so nógv inni í salinum til at spyrja teir spurningarnir men men bjørt samonsen og javnaðarflokkurin hava nemliga lagt nøkur uppskot fram her á tingi sum skuldu gera eina leðiligari skipan og millum annað eisini taka hendsin til tey samkyndu og tað formotelur mær so mikið sum at tjóðveldið javnaðarflokkurin vita at barsilsskipanin er til fyri brúkaran av barsilsskipanini altso systemið er ikki fyri skyld tað er ikki til fyri at vera ein skipan teðr til tí at tað eru nøkur fólk úti í samfelagnum sum hava ein tørv og vit skulu nøkta tann tørvin og tað gera vit við at tillaga barsilsskipanina soleiðis at tey sum eru fyri mismun í dag tey verða tikin hondum frameftir takk fyiharformaður bjørt samuelsen
ja
tað mann hevur gjørt slíka síðan barnsskipan kom í tvey túsund og eitt tvey áðrenn leið tað er at mann loypandi hevur broytt skipanina eftir tørvi tað sum so hendi í vár var javnanflokk neyðugt uppskot um at mann skuldi kunna taka at halda tí hálvt og hálvtrýss prosent vit høvdu søk uppskot um at fara enn longri í mun til smiddleika men í okkara uppskot var so eisini hetta við samkyndum og tað var sprottið av at vit síggja ein tørv sum er nú akkurát sum bjarni kárin sum peturin er víst á í teimum øgiliga góðu spurningunum hann hevur havt fyrispurningarnar havt um eitt evn men poeingin við at nevnast tingini er bara tað at hetta skal ikki viðfarast sum alt møguligt annað hetta skal viðfarast sum púra vanligar lógarbroytingar sum mann ger tí mann sær at tørvurin er har og tað er tíðin nevni at hetta snýr seg um nøkur heilt ítøkilig nakrar heilt ítøkiligar borgarar sum livir millum okkum og tí er spurningurin øgiliga einfaldur vil mann tilaga lóggávuna til tann veruleika sum er ella vil mann ikki kanska av onkrum orsøkum sum sum mann roynir kanska tosa uttanum við at tosa nógv teknikk takk fyri so er tað kristian
kinaháfoss ja góð røða hjá bjørt samels
mensen har tað varð skorið inn á bein hetta snýr seg um børnini í føroyum at vit javnseta øll okkara børn oghví skal tað vera so trupult ikki bara í hesum málinum eg haldi vit uppliva so ofta tá ið serliga tá ið andstøðan leggur uppskot fram at so kemur mann við hesin her tekniskt nokkau sum vit kalla tað altso er tað ikki tað vit uppliva her at mann sigur ja veist hat lat kon bara avtaka barsisskipanina sum arbeiðsmarknaskipan og arbeiða við ein heilt aðrari loysn so fer siglur okkur t henda hvussu sannlíkt heldur bjørt samoelsen er at barsisskipanin verður avtikin sum arbeiðsmarknaðarskipan og ein heilt nýggj skipan verður sett í verk og enndá orsakað a hesum málinum fer tað at hendabjørt samuelsen
vil eg øllum førum siga at at visti havt
hendir so er mann viljað at fara heilt ótrúliga langt fyri at tryggja øllum børnum og eisini børnum hjá samkyndum pørum javnsett rættindi men bara fyri at tað skal síggja út sum okkurt annaðaltso eg vil sjálvandi áhuga staðiliga mótrað mann frá niðurliga alla barnskipanina tí barnskipan er ein arbeiðsmarknarskipan akkurát sum als altso arbeiðsleiðskipan vit hava tvær slíkar øgiliga góðar trygdarskipanir sum byggir upp á at mann soldarut betalir inn ein prosentpart av sínari løn sína áhendøku og betøkurnar kunnu so tekna trygging og eisini vera við og so fær mann sína løn upp til fimmogtjúgu túsund útgoldið um mánaðan tað eru øgiliga øgiliga góðar skipanir og eg havi eg dugi illa at síggja fyri mær at mann skal fara so langt sum miðflokkurin skjótir upp at mann ætlar at avtaka alla ta skipanina tað tað vil eg skjópa tí at hetta snýr seg bara um at mann gevur javnsettu rættindi og viss mann ynskir tað so er hetta ein øgiliga einfaldur og skjótin máti at gera tað uppá takk fyri
jacobsen takk fyri formaður ja nú bjørt samuelsen
sbpyrjaði við hesum her at hvussu lætt kannað hetta ikki bara at vera tað gekk lang tíð frá tí at athjúnapangslógin bleiv broytt og inntil tað bleiv stjórnarskifti og tí undrar tað meg at mann ikki at mann roknaði við at tað skal vera so einkult nú tað sum mann ikki kláraði tá mann sjálvur sæt vir róðru og tað hevur sikkurt verið tí a mann fekk ikk unditøku sum mann kundi ynskt sjálv taki ikki undir málinum síðs tað liggur nú og vissi vissi samgongan kemur við onkrum onkrum meira broytt dekkandi máli tað tað má mann spara hyggja uppá men mann tosar her eru eisini nógvir nógv men sigur teknikk men tað eru skyldir og rættindir sum ikki ordiliga fylgjast at í hesum her og eg hugsaði at spyrja bjert samelsen nær hvussu nógv at verk skulu ígjøgnum afturat áðren mann sigur at nú følir mann tað at at tað er javnstilla og eg ímyndi mær at tar eru kanska fleiri mál eftir sum bjørt samelsen hugsar eg undri meg at mann væntar at fáa tað lættari at koyra tað ígjøgnum tá mann sjálvur situr í andstøðu bjørt samelsen
takk fyri nei
tíverri mann væntar ikki at tað er lætt hvørki tá ella hesu ferð tað er tað sum er avbjóðingin at hetta verður gjørt til nakað annað hesin málini varð viðgjørd sum heilt onnur mál enn tey vanligu tingmálini vit viðgera tað verður øgiliga nógv ofta og har er orðadráttur eg eri fegin um hann hevur verið rættiliga siðiligur í dag og tað er tað sum er avbjóðingin til háttvirdu tingkvinnu edvur jacobssen tað er júst tað sum er avbjóðingin vit fyrigeg klokkum ikki avda e lætt og tí má mann royna at brúka teymum mentun sum eru tá ið signali koma úr samgonguni at nøkur vilja taka undir við tí so so má mann royna at fáa ting ígjøgnum tað var eisini trupult í undan farnu samgongu tað bleiv lagt fram av fýra tingfólkum millum annað eisini tí at tað vóru fólk serliga í landsstýrinum tá sum ikki vóru so fegin um at her lat okkum bara vera ærlig tað er ikki einfalt og tað er tað sum kanska er sorgarleikurin og tað er eisini orsøkin til hevði mann roynt at kort ein heilan pakka við øllum broyting eg veit ikki hussu nógvar tað verða men vit skuldu broyta inntilvideru á mál so øll er javnsett men hevði mann gjørt tað alt tað í einum pakka so var einki komið ígjøgnum enn tað er hundrað prosent sikkur takk fyri siri stenberg
takk fyri har formaður ja mann hevur hug at spyrja
ker seg sjálvan hvat eta sum kann blíva verri í føroyum vissi hendan lógin verður samtykt eg skal takka bjørt samudsen fyri at hava fokus á børnini tað tað tað snýr seg um hví skulu øll børn í føroyum ikki verða javnsett og hví skulu allar familjur í føroyum ikki verða javnsettar eg haldi tað er tann spurningurin sum mann eigur at seta sær ið er ikki sjálvkomin fram til eina einasta grund fyri hví visi mann hyggur eftir hesum málinum mann kann gera tað fløkt og innvikla og tann gott atta er tumt politiskt men í veruleikanum er tað rættiliga einfalt og tað átti faktisk at verið ein avgreistur spurningur men tað se ta so ikki út til at vera men eg dugi ikki at síggja eina góða grund til at mann eigur at fella hsær uppskot ikki bjórs samelsen
takk fyri
nei tað er ein øgiliga einfaldur spurningur vilja vit hava hvørjar føroyar vilja vit hava vilja vit hava hana føroyar sum viðurkennir at samkynd eru ein partur avokkara borgarum og tí skulu hava javnsett rættindi ja ella nei og meginpartin ein meiriluti av føroyska fólkinum vil tað tað eri eg onga løtu iva um og so roynir mann kortini at taka so nógv stríð fyri at forða tí sum mann kallar fyri glíðibreytin sum eg ikki haldi vera nakrað glíðibreyt sum eg haldi vera ei natúrliga demokratiska fylgja av at mann viðurkennir samfelagsbólkar mann viðurkennir borgarar og so arbeiðir mann so gott mann kann fyri at tryggja øllum borgarum í hesum landinum rættindi á sama støði ella javnsett rættindi o eg haldi faktiskt tað er øgiliga øgiliga einfalt tá man við hatta teirri vágskálini og so kann mann royna at grugga tað ella hvalatað ella drukna tað í í tekniskum forðingum men ta juridisku loysnina upp á hesi tingini er altíð tað lættasta at finna vistimann politiskt er samdur um at fremja mál og tað er júst har hundurin liggur grivin tíverri at mann er so ósamdur umeftir takk fyrisíðani er tað asel
veg johannesen sum fær orðið gera so væl fyrr ára formaður
til viðgerðar er eitt uppskot sum átta andstøðutinglimir úr framsókn tjóðveldi og javnaðarflokkinum hava lagt fram um at broyta bartilsskipanina tað er soleiðis í dag at í bartilsskipanini so hava bæði foreldur rætt til og møguleikar til at vera á um børnini í barsilstíðini men tað er galdandi fyri hinskyld foreldur men ikki fyri samkynd foreldur setta uppskotið leggur upp til at broyta tað soleiðis at samkynd foreldur og teirra børn hava somu møguleikar at hava foreldrini bæði foreldrini um seg í barsins tíðini øh eg haldi at tað er sjálvandi í lagi at vit kritisera ella seta spurningar við sannføringar um lívsáskoðanir sum vit hava tað kann vera átrúnaðr og politiskar hugsjónir til dømis at vit kristin innanhýsist kjakast um bíplina at vuslimar kritisera bíplina ella at vit kristinkritisera koranuna at liperalistar kritisera sosial demokratismuna sosialdemokristnar kritisera liperalismuna tað er ein partur av fólkaræði tað eiga vit at tola og tað eiga vit at gera og havaet jak um menn eg haldi ikki at vit kunnu kritisera ella seta spurningartekin við tað sum ikki kann broytast ela iki kann vera øðrvísi til dømis hvussu vit í føll hvønn høgalit vit hava at vit bera brek ella hvønn seksalitet vit hava vit eru so heppin í føroyum at vit liva í einm demokratiskum samfelagi við stórum persónri um frælsi og við frælsinum fylgja eisini nógv rættindi men tað rættindit fylgja við so hava vit eisini nakrar skyldir og har haldi eg at ein grundleggjandi skylda hjá okkum tað er at tryggja at øll onnur eisini fáa somu rættindi sum vit sjálvi hava ella vilja hava eisini samkynd og teirra børn øh tí samkynd hava sjálvsagt eisini kenslur sum øll onnur tað rinda skatt sum øll onnur tað rindur barsilsskipanina sum øll onnur og teirra børn hava somu tørv sum børnini hjá hinskyndum tí eiga tey sjálvsagt somu rættindi sum tú og eg heilt grundleggjandi haldi eg at vit eiga at vera ímóti øðrum sum vit vilja onnur skulu vera ímóti okkum eg sjálvir við fegin hava rætt til barsilsskipan eg vil hava míni børn skulu hava rætt til at hava foreldrum heima í barsli tí er tað eisini mín skylda at tryggja at onnur børn sum livað í øðrum familjumynstrum enn tað sum vit ella flestu okkum liva í eisini hava somu rættindi øheg haldi at tað verður nakað sagt her peint av teimum sum hava verið ímóti eg haldi ikki at orðaskifti verður hart ella hvast men tey tingini verða sagt eg haldi oftani at tað man leitar eftir nøkrum undanførslum fyri tí sum veruliga liggur aftanfyri tað er at mann hevur trupult við at viðurkenna seksialitetin hjá samskiftum og harvið geva teimum tað rættindi sum tey hava tørv á eg haldi at løgtingið eigur og tíðin er búgvin til at viðurkenna at nøkur eru føddur við einum øðrum seksiualiteti eina a verða hinskynd nøkur eru samkynd og tey eru partur av samfelagnum og tí hava tey eisini rætt til ikki bara skyldir men tei r eisini somu rættindi sum vit onnur og ikki minst teirra børn hava somu rættindu so eg vóni at løgtingið fer at geva hesum málinum eina góða viðgerð í vinnunevndini haldi eg málið fer í og viðgera tað á ein sakligan hátt og tryggi at øll børn í føroyum líkamikið um mann er børn hjá støkum giftum hi ella kyndum hava somu møguleikar og somu rættindi eisini tá tað kemur til barsilsskipanina takk fyri harra formaður jóhannes joensen fær eina viðme

axca bele johammesen kundu ikk fyrið meir ein gí men eg hugsi um hann hevur fórt fram her at barsaskipanin er ein arbeiðsmarknaðurskipanini og vt hevurð fórt fram at at hon skal passa til arbeiðsmarknaðin og men kundi mann ikki kompirnera tað við at barsaskipanin kanska var ein arbeiðsparknaðarskipan og ein sosialskipan ella fingið einleira skipan sum passaði til at øll er øll tevði fólk sum detta uttan fyri skipanina kunnu koma í eina skipan takk fyri axzaa johannesen
tað ber sjálvandi til men eg haldi hild
altso tað er ein arbeiðsmarnaðarskipan og tað broytiskan mann ger eigirmann sjálvandi at taka areiðnei arbeiðsmarknaðin við ikki minst til minst tat tað rakar broytingarnar raka arbeiðsgevarar meint so egr an taka tað sjávandi við tí tey skulu liva við hesum her og arbeiðsmarknaðurin kal virka men at mann eigar kki ra nakrar broytingar hedan broytingin trúgvi egikki at nakrar partarin v arbeiðsmarknaðinir hava trupulleikar við thetta er bara javnseta nøkur heilt fá fólk við restuna av føroya fólki men aðrar broytingar sum til dømis at nøkur fólk detta nr ímillum skipanirnar eisini barcisskipanina tí tað kanska ikki havt eina inntøku ta seinastu tólv mánaðar skeiði tað kann vera av sjúku ella lesnaði ella tay júst er flutt til føroyar tað eigur mann kanska at broyta soleiðis at ta eisini í ín ávísan mun er sosial skipan tí hesi fólkini hava kanska rindað fyrr nógv inn barcisskipanina ella koma væntandi rinda nógv inn í framtíðini soleiðis at tey eisini verða loftaði av tílíkum skipanum tað haldi egman eiga at broyta
so er tað høgni hoydal sum fær orðið ger so væl
eg var øgiliga errin tá ið barsisskipanin bleiv samtykt í tvey túsund og eitt í teirri samgonguni eg haldi tað var eitt øgiliga stórt framstig áður høvdu jú áður høvdu jú summi fakfeløg fingið serliga almennaarbeiðsmarknaðin fingið rætt til barsil men so fekk fingu vit ta generellu barsisskipanina sum nú eisini skjótt er komin upp á tveyoghálvtrýss vikur øh vit havaeisti ha upskot um at gera eina meira liðiliga barsisskipan og endamálið við allari barsiskipanini tá sum nú tað er at børn skulu fáa bestu byrjanina í lívinum at foreldur kunnu vera um børnini tey fyrstu tíðina var tað mesta avgerandi árini og eg eri sannførdur um at tað hevur havt serstakliga stóran týdning fyri ta visjónina sum vit høvdu tá eisini hetta var ein liður í at gera føroyar til eitt rúmligt samfelag har sum fólk valdu til at seta búgv skapa heim skapa familju og uppala børn og eg eri púra sannførdur um tú hevur havt alstóran týdning fyri at vit eisini nú hava fingið vent gongdini har fólkavøkstur er og har velja føroyar sum skuta heim og velja at seta búgv og uppala síni børn her eri eisini sera errin av tí stríði sum sum so nógv fólk hava verið ígjøgnum fyri at útvega samkyndum somu rættindi at virka og velja og liva í hesum samfelagnum øheg eri errin av tí sum fólk í mínum egna flokki hava gingið undan har hasin flokkurin hevur gjørt og sjálvandi tekur tjóðeltsflokkurin fullt og heilt undir við at broyta barsskipanin og eisini at fáa broytt foreldraforeldramyndugleikan so at samkynd foreldur verða fult javnsett við hinskynd foreldur og hevur tað ikki verið eina standandi at síggja at fólk hava valt fólk til er iki einastandandi at hoyra um at fólk og samknd foreldur velja at búgva í føroyum upphallasinndi børn her skapa familju við øllum tí sum hartil hoyrir eg haldi góð søga og eina standandi gott grundarlag fyri framtíðina hjá hesari tjóð og tí er hetta uppskotið ein liður í at halda fram á teirri leiðini at skapa somu rættindi og skyldir til at liva virka og verða vird í hesum samfelagnum uttan mun til hvussu vit eru fødd inniaá heimin meðan vit koma og hvussu vit nú einaferð hava valt at liva okkara lív og eisini sum akseleove johannes segði eisini hvussu vit hvussu vit kunnu liva tað lívið sum ogvið teimum eginleikunum sum vit eru fødd við

hetta uppskotið hevur kanska serliga verið viðgjørt út frá meira tekniskum tekniskum kannmann siga atfinningum htær kundu sjálvandi loysast vit eru tjóðelsflokkini eru samd um at vit eisini skulu fáa foreldramyndugleikan upp á pláss sum skjótast øh og so skjótt tað er møguligt at fáa at fáa gjørt tað so verður tað sjálvandi eisini lagt fram øh og eg havi øgiliga eg havi lurtað øgiliga væl eftir øllum grundgevingunum og vit vita htta r at at hetta málið fær stórt stórt um merksemi eins og onnur mál hava gjørt men eg havi eina ávísa vón um at vit koma skjótt á tað á ta leið at tað verður ótrúliga trupult hjá okkum at hyggja í eyguni á okkara børnum okkara ommu og abbabørnum og siga men hví vanmann í veruleikanum ímóti hesum her hvør var grundgevingin tað ganga ikki nógv ára áðrenn eg rokni við vit eru har øh og eg vóni tí eisini at hetta málið kann kann fremjast og sjálvandi eisini málið um foreldra myndugleika øhsum nevnt haldi eg at barsilsskipanin við hesari broyting kann eisini gerast eitt uppaftur betri amboð til at verða til at skapa føroyar sum eitt av samfelagið sum hevur best møguleikar til barnafamiljur til at upphalla síni børn og til at velja sítt lív øh og tað hevði eisini verið ein góður vari á sett til til hetta stigið í at í at útvega bestu livirkor fyri allar føroyingar í í hesari tjóð og eg fari enda harra formaður við at beint endurgav og siteraði yrkingina morgun hjá martun joensen eg hugsi altíðum yrkingin hjá jónes nielsen sum summ jakobina og pauli hava sett lag til har tey siga í endaørindinum títt lív søtabarn er ikki ein spurningur men eitt svar ein játtan dreymurin er gjerst veruleiki lívið í ferðafti ferð vil sigra og eg ivist ikki í at lívið eisinifyr at sigra í hesum málinum takk
øh takk harra formaður henda
samgongan hevur gjørt stór v framt stór stig á framáleiðini í sosialu lóggávuni sum vit hava tikið upp eftir farnu samgongu vit hava longt barnsburðarfarloyvi til tólv mánaðar og nú standa vit við einum ein trupulleika við barsisskipanini sum vit nokk eisini skuldu loysa men tað sum undrar meg eg havi sitið á loyrtaorðaskiftium her í dag við øllum teimum teimum háfløgtu orðunum sum eru komin her í dag hvussu ber tað til at hvørki tjóðveldið javnaðarflokkuri ella ela ella framsókn gjørdu nakað við málið tá teir sjólvi sótu við róðri í tinganesi tað undrar meg nógv nú tá eg hoyra allar yrkingarnar við lystarnar up her beint tað má eg siga
arformaður umhvussju andreasen hevur fingið
til at at tað er nakað háflíkt tos nei hetta snýr seg um heilt ítøkilig børn sum skulu fáa tað besta grundarlagið og vitskul su andreasen nú roynar at billa føroyingum inn at tjóðveldsflokkurin ikki hevur gingið undan í at útvega rættindi hjá samskyindum og hjá øllum føroyingum til at hava livirkorðini bestu o eisini fyri børnini ja so evru an ikki livað sama samfelag sum eg tað einasta eg havi sera í samfelagn her tað er at serliga fólkaflokkurin hevur gingið hart ímóti við ógvusligum orðum og haldi ikki hevur lynt enn hvussu kanska tað kemur men hevur ska hevur helst við sínum sínum aavburði í slíkum málum haldi eg hvur verið við til at ikki at útynt at øll børn í føroyum fáa bestu byrjan men at býtt fólk í bás og kanska gjørt vandan fyri at summi børn føla seg ikki eins javngóð sum onnur tí at tey liva í eina aðrari familju enn tað sum fólkaflokkurin fylgdu verðurtað rætta tað haldi eg er trupulleikin í føroyum og ikki nakað sum mest annað so ert
tað hervørpotsettur takk fyri har fór mær at
hadi høgni hoydal hevði eina øgiliga góða røðu og kom inn á hetta her við øll tey sum eru komin aftur til føroyar ataftaná at viðurskiftini erublivin betri í føroyum tey seinastu árini sum vilja eisini nýta høvið til at nevna øll tey sum hava verið verandi í føroyum sum hava brúkt orku sjálvt um tað hevur tikið verið rakt tey persónligt osítt a teirra familjulív teirra børn at tey hava verið verið verandi í føroyum hóast tey hava verið diskriminerað øgiliga nógv í føroyskari lóggávu tey síðstu áratíggjuni hava verið verandi her og havt stríðst fyri at føroyar eru eitt samfelag har sum tey eru ein aktivur partur sum samfelagsborgarar hava somu rættindi sum teirra medmenniskjur at tey ikki fóru til eitt land sum kanska hevði betri skyldir og rættindi til tey men tey valdu verða verandi herbeint tað haldi eg absolutt ikki man skal gloyma takk fyri harra formaður eg ei eri
at har
harposdóttur tekur tað fram tí at um míni orð skulu skilja soleiðis at tað bara fólk sum eru farin og komin aftur nei eg sigi tað at øll sum velja at skapa sær sítt heim seta føtur undir eginbúgv skapa familju og uppala síni børnini íslandinum tað er tað sum er okkara høvuðsuppgáva til at skapa eitt so rúmligt og so góð livirkor til øll fólk í føroyum uttan mun til upkili har vitúhava somu rættindi og skyldir og eg kundi skeivt uppí í øllum stríðunum sum er at føroyingar mugu hava somu samfelagsrættindi somu skyldir tað er tað stendur í fyrstu grein í í stevnurskonn há tjóðveldi og tað merkir eisini so leingi tú ikki gjørt inn nakan annan og fleiri hava veiðinni á tí hvat ger nakar seg inn á nakran við at samtykja hettar nei tað gjør tað ikki tað skal hava bara somu rættindi somu skyldir og og tí er tað so avgerandi at vit halda tað fyri eyga íð øll sum vit gera at tú hevur rættindi um skyldir hóast túkanst hava ymsar meiningar so leingi tú ikki gjert teg inn á rættindi og skylduna hjá einum øðrum og tað uppfyllir hetta uppskotið fult og heilt
takk fyri har formaður eg haldi eitt sindur er undarligt at samgongan
bara tosar um trupulleikar í hesum málinum tí hetta her er eitt mál sum kann loysast so tað nýtist ikk t vea ein trupulleiki hamt haldi eg eisini eg rættiligani hugstoytt at har sita trøllvaksin tingfólk og ikki vilja geva børnum nøkur rættindi so øll børn verða javnsett og so haldi eg eisini at løgtingið og løgtingsfólk gufyri at halda seg til tann veruleikan sum er at tað eru samkynt sum búgva í føroyum tað eru nógvar familjur har sum foreldrini eru samankin og sum hava børn tað er tann veruleikin vil liva í eg eri ein partur av tí veruleikanum er starvsfelag hjá tykkum so eg haldi at tit skulu royna at fylgja veruleikanm takk fyri
ja harra formaður eg haldi tað er týdningarmikið at
sum eitt sigur at at vit skulu lóggeva út frá veruleikanum men eisini við at skapa rúmd fyri teimum veruleikunum sum sum eru sum kanska ikki eru viðurkendur og tí undrar tað meg sjálvandi at vit at vit enn hava hett orðaskifti men eg havi tó tað vón at ting flyta seg eg rokni við taða verið trupult um lat megu siga um fimm tíggju ár hjá okkum øllum at hyggja inn í eyguni á okkara børnum g abbabørnum ella okkara familjum og siga meg hví hví var tað so nógv rók um hetta hví hví vóru tit ímótir tað rokni e við nógv nógv børn og uppvaksandi ættarliði fara at spyrja okkum sum vórðu sett í sum vórðu vald av fólkinum tið lóggeva um livirkor og rættindi og skyldir alraføroyinga
hóast
takk fyri ja hetta málið snýr seg í veruleikanum um at tryggja øllum javnbjóðs rættindi og møguleikar í hesum landinum at tryggja okkara børnum javnbjóðsmøguleikar og eisini at vit virða øll foreldur javnbjóðis at lurta eftir orðaskiftunum og eg kann ikilapa vera við at hugsa at vit eru í tvey túsund og tjúgu at tað er ótrúligt at vita yvirhøvur at hava hetta kjakið í tvey túsund og tjúgu eru vit ikki komin longur jú vit eru faktiskt komin longur tá mann hugsar um hvar vit vóru fyri tíggju árum síðani og fyri tjúgu árum síðani og tað er tað at vit mugu royna at gleðast um og eg hav eisini hug til at takka øllum teimum sum hava gingið undan hálvtrýss fyri at vit hóast alt eru komin her til sum vit eru nú og ikki minst øllum teimum sum hava verið í sjónvarpi og útvarpi og fortalt sína søgu avivit fndu ikki sett andlit á og nøvn á lati eyguni upp fyri at her eru verulig fólk sum ikki fáa javnbjóðsmøguleikar í hesum samfelagnum hetta er bara eitt mál av fleiri og eg vóni veruliga at løgtingið tá ið vit koma til atkvøðugreiðslu fer at taka undir við hesum her eg vil siga tað sum hevur verið øgiliga jaligt í hesum orðaskiftunum verið at at eg kannikki koma til aðra niðurstøðu enn at tað er øgiliga breið undirtøka fyri at vit skulu tryggja at øll børn fáa javnbjóðsmøguleikar okkara barsiskipan tí sjálvt tey sum hava sagt sað verið ímóti hesum her uppskotunum siga ja men vit vilja eisini atøll børn skulu hava somu kas man siga møguleikar og pengar úr barsskipanin tað skal bara gerast upá ein annan máta so nú snýr hatta seg ikki longur um vistu eg havi skilt orðaskiftið rætt um vit skulu tryggja børn um javnbjóðsmøguleika er tað rætt skilt hvørfalt kann tað tykjast løgið at tað er soleiðis at samgongan sigur um vit bara avtaka barsskipanin sum vit kenna han í dag sum áá arbeiðsmarknaðarskipan og í staðin gera eina aðra skipan har vit gera fastútgjald per barn so kunnu vit gott liva við at eisini samkynd foreldur fáa hetta her gjaldið eg má so siga tað at at fara undir at avtaka eina heila barsusskipan sum hevur víst seð at verið ein øgiliga góð skipan eins og vit eisini hava aldsskipanina sum er ein góð arbeiðsmarknaðarskipan bara fyri at sleppa undan at taka undir við einai relativ lítlari broyting sum hetta lógaruppskotið er tað tykist sum ein øgiliga øgiliga stórur kann man siga umveður tí evil eg heita á á løgtingsnevndina nú tá ið málið fer í nevnd at veruliga at viðgera hetta málið leypari og og hyggjaði eruta broytingar í orðingum sum skulu fremjast kunnu vit við nøkrum smærri lingum fáa hetta her uppskotið at venda soleiðis at vit tryggja øllum børnum javnbjóðsrættindi jamen so er tað hetta uppskotið vit samtykkja heldur enn at fara at avtaka alla barsilsskipanina tað verði fleiri frammi eisini víst á jamen hví hevur mann ikki sett hetta í verk í undanfarnu samgongu og eg skal vea viðurkenna eg hevði visti sletkki um at júst hetta var ein trupulleiki í lóggávuni fyrr enn tað kom fram nú og tað sama siga mínir floksfelagar og onnur og hetta er ein fylgibroyting av øðrum lógarbroytingum sum hava verið og høvdu vitað av at hetta her eisini skuldi broytast so hevði mann gjørt tað so í mínari verð hetta átti at verið ein minni broyting sum vit stóðu samanum og fingið fingu samtykt fordrleikapartn evr eisini verið uppi at venda og sjálvandi eiga vit eisini at fáa tann partin upp á pláss men alt hendir ikki eftir einum degi og kunnu vit samtykkja hendan partin so er tað eittframstig sum heild so havi eg øgiliga øgiliga trupult við at síggja at nakar í føroyum skal fáa tað verri av at vit samtykkja hetta her at nakar í føroyum skal kunna fáa tað verri av at vit javnseta møguleikar og rættindina hjá øllum børnum í føroyum og tí er tað mín og okkara vón at tá alt kemur til alt so fara vit at standa saman um hesa her broytingina um tað skulu smærri broytingar til í nevnd fínasta slag bara vit røkka endamálinum sum er at tryggja øllum okkara børnum javnbjóðsmøguleikar og treytir í hesum landinum takk fyri ja tað er onkur viðmerking bjørt samuelsen
takk fyri
ja altso eg haldi heta r øgiliga einfalt eg eri ikki ordiliga samd við atat landsstýrið og og og samgongan vil geva javnsett rættindi til samkynd tað haldi eg ikki men ein partur av samgonguvita og tí er tað verið øgiliga gott viss løgtingið var frítt stilla í sovorðnum málum sum hesum men einfalt hetta snýr seg um vil mann broyta barkislógina sum hon er í dag til at fevna um øll foreldur við teirra børnum og harvið eisini tey samkynd ja lg nei er tað ikki so einfalt sum tað annars so frøddust teg um ati fransk pávi hevur verið úti og sagt alment fyri øllum heiminum at samkynd hava eisini rætt tili familjulív og tað haldi eg vega nokk so tungt at mann fer út og vísir á at at sjálvandi altso heimurin hevur góðtikið tey allarflestu framkomnu lond hava góðtikið samkendar familjur og tá er tann skyldað at lata lóggávuna at fylgja við eg kristina hofas samd í tí takk fyristi
ja eg ja púra samd við bjørt samuelsen og
hva tað burdi verið so sera einfalt men mann hevur valt ikki at gera tað einfalt og mann vel at siga nei lat okkum líka avtaka barsaskipanina og broyta hana grundleggjandi og so fara yvir til a fast gjald per barn fyri at sleppa undan fyri at halda seg til júst hetta lógaruppskotið og tað sum e vísti á er at orðaskifti hvørnfalt vís er at íso fall at mann er vell her til at javnseta øll børn og á viljur til at at javnseta allar familjur í føroyum bara hat tað eitur okkurt annað jamen so hava eg flutt okkum eg trúgvi baraiki upá tað hendir eg trúgvi at mann sparka bóltina út til horna tí so kann onkur arbeiðsbólkur arbeiða tey næstu árini við at hyggja um mann møguliga skal broyta okkara arbeiðsmarknaðarskipan og forestini skal allir partarnir á arbeiðsmarknaðurnm eisini taka undir við tí og so hendir einki og tí er mín og okkara inniliga vón at løgtingið fyri held seg til júst hetta lógaruppskotið um neyðugt ger smærri tilleiðingar í tí nú tað eru nevnd og latið okkum so fáa framtað tað hevði verið tað einasta bæði rætta og virðiligaedva jacobsen
takk fyriharra formaður kristin há
og hon nevnir eftir at sum tað hevur verið sætt aftur og aftur at hetta er so pikkalítil broyting at eg bara trýst at ja ella nei havi tað gjørt ómetiliga einkult alt og so sigur kristin hófós tað at hevði hon vitað í tvey í hálvt annaðu ár kanska hevði hon vitað tað skuldu nakrar fylgibroytingar til aftan á hjúnapanslógin bleiv so hevði hon gjørt tað beinanvegin í hvønn fall spyrja kristin hófós um tað var so einkult eg skal ikki siga hvussu kristian háfors ikki visti men tað undrar meg at hon veit tað so nógv betri í dag at hon ikki visti tað tá ið hon sat samgongu hetta ljóðar so perunevnt og at tað er einkult men vit eru ikki øll sum vilja akkurát tað her og tað er og tað er kanska verið sama avbjóðing tá ið kristian háfors sat samgongu men men mann fær tað kanska ljóða einkult at hevði mann vitað so hevði mann gjørt tað umgangandi og so alt fór so deiligt er tað nú so er tað nú so lætt tað sum tað verður sagt at tings røða pallið takk fyri mær kristina ávoss
ja mína ferð eru het
hetta málið øgiliga einfalt hetta er ein fylgibroyting til eina aðra størri kann mann siga lógarbroyting sum varð framd og tað er einki óvanligt í tí at tá mann fremna lógarbroyting so koma tað fylgibroytingar eftirfylgjandi tað kenna vit á so nógvum økjum til dømis á pensjónsøkinum á fiskivinnuøkinum ja á nærum øllum økjunum har sum vit lóggeva og tað er heldur einki óvanligt í tí at at tað røkkur tvørtur um samgonguskeiði ávísar fylgibroytingar tað sum hevur týdning hevur at løgtingið fyri heldur seg til tað sum málið snýr seg um ynskja vit at javnseta øll okkara børn í mun til barsskipanina og eisini at bvirða øll foreldur í esum landinum ella ynskja vit ikki og vesiðurstøðan um so er at niðurstøðan er ja vit ynskja at tryggja øllum okkara børnum javnbjalðgsmøguleikar so kann mann samtykkja hetta lógaruppskot og tað er so mín og okkara vón at vit gera tað ja so er tað ruttvang sum fær orðið
ger so væl takk fyri harra fora
formaður kjakið hevur í nokk so stóran mun í dag snúð seg um lógarsmíð tað er blivið kritiserað uppskotið er blivið kritiserað fyri at tað ikki hongu saman gartekniskt men í veruleikanum er tað uttanum tos og tað er ein máti at pakka sínan mótstøðu inn í nakað annað enn tað egentiliga snýr seg um tí var dað soleiðis at alt hetta ting vildi hava eina loysn á hesum so høvdu vit funnið loysnir á hasum lógarteknisku trupulleikunum hetta lógaruppskotið tað snýr seg um samkynd í føroyum mótstøðan snýr seg um hvørt mann vil góðtaka at liva í einum samfelag saman við samkyndum hóast tey liva øðrvísi enn vit hinkyndu har sum tey samkyndu hava javnbjóðisrættindi sum hinkynd fýra av sjey flokkum her á tingi bekenna seg til liberalismu í sínari stevnuskrá ella í sínum virðum og tað verður lagt dentur á frælsi og rættindi hjá tí einstaka sambandsflokkurin er sambært stevnuskránni ein sosial liberalur politiskur flokkur fólkaflokkurin er ein borgarligur sosialur og liberalur tjóðskaparflokkur sjálvstýrisflokkurin er grundaður á sosial liberalu hugsjónina og eisini í framsókn er frælsi aðalvirði men hvat er frælsið hvat er tað at vera liberalur í veruleikanum so er frælsi og liberalisma púra óviðkomandi tá vit øll eru samd ella har vit hava felags virði ella hugsað eins tað er tá vit eru ósamd at frælsi hevur sít virði í tí at vera liberalur liggur at tú góðkennir at onnur ikki nór turvuliga hava somu fatan ella virðir sum tú at vera liberalur merkir ikki at tú heldur at alt er líka mikið ella at alt er líka gott ella at alt hevur sama virði men tú góðtekur at onnur hava livað øðrvísi og tí kanst tú eisini gera krav upp á somu viðurkenning frá øðrum sum ikki eru samd við tær at kristin verða virðir verða brúkt haldi eg er sera sera harmiligt í hesum her stríðunum eg dugi ikki at síggja at mann ikki í einum samfelag sum tí føroyska kann sum kristin liva saman við fólki sum ikki hava somu virðir at góðtaka at samkynd fáa virðir ella fáa rættindi í okkara samfelag er ikki at blástempla tað at liva sum samkyndir tað er at góðkenna at eg kann deila samfelag við samkyndum tað er tað sum hetta snýr seg um og í veruleikanum er alt annað sera ókristi spyrt sum eg ja eg havi ikki so ræðla nógv at leggja afturat eg haldi hetta málið er ræðuliga einfalt eg veit at nógv kristin fólk halda at hetta snýr seg um eitt nullsum spæl at vissi eg gevur samkyndum rættindi so fari eg at missa míni rættindi sum kristin ág at halda upp á mínir virðir sum kristin og í ein ávísan mun so fylgi eg gott í óttanum tí eg síggi eisini í okkara samfelag kanska ikki so nógv her heima men aðrastaðni har sum mann eisini vil skumpa tannrættin til síðis at liva í einum samfelag sambært sínum kristni virðum men eitt liberalt samfelag gevur nemiliga rúm fyri báðum sjálvandi kunnu vit øll vera her og tolsemi veruligt tolsemi snýr seg um at góðtaka tey vit ikki eru samd við tí er tað eingin ivi í mínari sál at sjálvandi skulu vit loyva samkyndum at hava rættindi í føroyumtakk fyrifyri
so er ein viðmerking honu frá bjarna kárasíni petersan ger so væl fyri eina sera góða og sera prins
bjella røðu eg haldi hon kom eitt sindur inn í kjarnina av øllum tí sum hetta botnar í og nú tá ið mann hoyrir fólkafloksmenninir framman fyri mær sita og knurra meðan ruth vangur orðið fortelur mær so mikið sum at hon er rakt á eitt eymt punkt tí teir ganga við einum spjaldri sum teir ikki kunnu liva upp til so takk til ruth vang fyri at seta sjóneykuna á tað skal eg líka
gera viðmerkjaranir um mær saman upp á at tingfólk knurra ikki heldur ikki fólkafloksmenn ger so ger so væl rottvang ja eg nú verður sagt her
úr salinum at eg forreingi tingini og tað kann gott vera at hetta er ein forreinging í mun til hvussu ávísir tingmenn síggja heimin men tað er soleiðis eg síggi hendan spurningin og tað er soleiðis eg síggi okkara samfelag og eg haldi at vit hava eina skyldu sum politikarar at byggja brýr og ikki polarisera sjálvandi kunnu allir føroyingar búgva í føroyum eisini tey samkynda takk fyri takk fyri jonelius poulsen
sen tað er jon el poulsen sum er orðið nú takk ger so væl ja takk fyri frú forkvina
tolsemi eitt deiliga tolsamt orð mær dámar væl at hoyra hugleiðingina hjá rutvang um tolsemi men hetta tolsemi frá tolsa við mistønum gangur bara ein veg veci e sigði mína ærligu meining her í dag so møti eg ongur tolsemi hvørki millum tey tolsomuu tingfólkini áe heldur ímillum teir tolsom í miðlarnar so tolsemi er sanniliga nakað sum ganga bara tíverri annan vegin og tað er harmiligt at eg ikki kann útritja mína meining og hava tolsemi funnið fyri henni tí at eghavi eina aðra takk fyri ruttvang ger
væl takk fyri
fyri frú forkvinna veruleikanum eri eg púra púra samd við jóuneli poulsen poulsen eg haldi at orðið tolsemi er blivið so misbrúkt í okkara samfelag og e eri púra samd í samd við at tað øgiliga ofta bara vendir ein veg og tað haldi eg eisini er ræðuliga viktigt at vit fáa sett orð á í hesum stríðnum at vit viðurkenna a vit hava øll rætt at vera her og tað gangur báðar vegir takk fyri takk fyri høgni hoydal ger so væl
jarðformaður
eg
eg veit ikki heilt um eg skilti at tað er síðsta orðaskiftið millum jóna elli poulsen og rudvang og eg var bara at spyrja rudvang um hon fylgir mær í hesum eg skal ikki gera meg eg skal ikki gera meg til klokan til tað meira tráðarliga partin av tí sum rudvang segði men eg havi lisið hjá einum øgiliga kendu politikara sum veruleikanin eisini var hann hevði helst verið limir flokkafaflokkinum í dag við samlivdi enn og hann segði at tann størsti vandin í einum samfelagi tað eru tá tey sum veruleikanin hava valdið tey sum eru tey sterkastu gera tey sjálvi til ofur og tað hendir ølagið javnan tí tað er sanniliga munur at um tú ert ein millumlutabólkur ella um tú ert tann stóri bólkurin sum hevur valdið einum samfelagi um tú tú ert tað sjálvan til offur ella um tú happar ella niðurgerðir myndlutabólkar so veit ikki um rutt vang skilir miðursin her at tað er sera týdningarmikið at tala at tí at tá ið tey sum siga nokta øðrum rættini siga so nógv tað er so syndur mær knappliga takk fyri rutt vang ger so væl takk fyri jú eg
eg haldi at tað er eitt knep nærmasta havi g hug at siga at mann mann ger seg sjálvan til offur har sum mann veruliga ikki er tað men eg eg haldi samtíðis er øgiliga viktigt at vit viðurkenna hetta her at hetta tolsomi gongur báðar vegir tí eg upplivi at tað frá báðum síðum verður tosað øgiliga niðrandi um mótpartin millum annað í hesum her stríðnum og tað hevur sjálvandi sína orsøkir men tað er viktigt at vit viðurkenna rættin gen sitigt hjá øllum føroyingum at vera í hesum her samfelagnum takk fyri k fyri aksel lillens
son jóhannesen ger so væl ja takk fyri fyri forskvýnna eg skal takka rut vang
hr eina góða røðu eg haldi at vit skulu takka fyri vit búgva í hesum partinum av heiminum at vit búgva í føroyum um vit fara kanska ftil aðrar partar avheiminum til dømis iran har kanska mann hevur prestastýrið so virðir mann ikki hvønn annan man kki oyvta at vera ósamdur har verða bæði samkynd og eisini kristin kanska forfylgd og endað dripið tí at tey halda nakað annað enn ktaðsum myndugleikarnir halda tað duga vit tíbetur í føroyum væl at virða hvønn annan ø og vera ósamd bæði tá kemur ti lýsáskoðararnar átrúnað og politiskar hugsjónir so framvegis og tað sum vit í lóggávu eiga at gera tað er tað sum ruttu er inni á at vit lóggeva soleiðis at vit gera ímóti øðrum sumvit ynskja at onnur gera ímóti okkum í lóggávu soleiðis at vit kunnu liva øll her í føroyum vár rúm frá kn øllum eisini um vit eru ósamd um um ávísar spurningarruvang ger sovæ
j eri púra samd haldi at atg haldi t eg so ræli innlýsandi fyri mær er tað aftan a øgiliga tuntar at at ara fyri hesum tí hatta er so inlýsandiog at eg haldija tann næsti at fáa orðið verður kristian andreasen ger so væleg tak orðið tað var tað sum rutt vang var inniá
og eg má siga tað ati hetta verður lagt út til ein spurningur um frælsi og rættindi og liberalismu og at góðtaka sjónarmiðinið hjá hvørjum øðrum at vit vita tað at allar avgerð við taka her løgtinginum t hava hava nakrar avleiðingar tá ið í farna samgonga broytti hjúnabalslógina so fekk ta eisini avleiðingar fyri onnur tasu eitt hvørt frælsi tú fært litipi hendur hevur nakað annað við sær nakrar aðrar avleiðingar og tær avleiðingarnar mátu eisini viðgera og resportera tá ið vit broyttu hjúnavaltslógina so hevði tað tað ávirkan at tey at mann at at kirkjan mátti avmarkað sítt virksemi soleiðisnar at fólk ikki kunu fáa sítt sítt hjúnadag signa í í fólkakirkjuni tað vil siga tað at tann avgerðin mann tók tá hevði eina aðra negativa avleiðing fyri onnur í samfelagnum og tí e gleðin tað meg hoyra at mann nú tosar um at hava virðing fyri hvørjum øðrum eingin av okkum er hvarfat ikki hevur nakað ímóti teimum samkyndu eg gangi isini eisini inn fyri at tey hava líkarætt og eg havi heldrikkinakan trupulleika av at geva teimum tey rættindin a tey skuldu hava sum onnur sum onnur smærir borgarar men tað tað sum gkann eg kann góðtaka tað er at verða settu í einum bás at vera ein persónur sum vil diskriminera og sum vil gera nøkrum við samfelagsbólki ilt tað vil eg yvirhøvur ikki eg sum lóggevar á respektera øll menniskjur bæði á á t aðru síðuni og hinari síðuni og hettaer jú blivið eitt óendaligt stríð og hetta er blivið eitt politiskt stríð og eg vil siga tað at nógvahasani er blivin ein politisk rørsla og tað virkar upá meg sum at tað er uppstaðin einslaks politisk korektheit hvat tú skalt meina hvat ikk skalt meina heldur en at halda seg tl hvat sakin snýr seg um tá eg til dømis síggi hesa her hesar her lgept gongurnar altíð í lagi við teimum eg havieinki ímóti teimum men hvat síggi eg stendur á øðrum hvørnum skelti sosialistiskur kærleiki altso hevur tað nakað við kensitiheit og og og og og og og síðnámillum rerspekta gera hetta er blivivin ein ein politiskur spurningur hvar eg haldi at vinstra vongurin í føroyum ger sær eitt dælt av teimum samkyndu fyri at skapa sær ein ein ein fyrimun í samfelagnum fyri nøkrum sjónarmiðum sum mann saktans kundi loyst í einari stórari semju her á løgtinginum heldur henta vilblíva við at kríggja sum mann ger aftur og fram eg skilji sktl ekkihetta stríðið yvirhøvur hetta er hetta er vart í áráravís og at tað førir ongan veg og skal tað loysast sum aitt báðir partar slaka og koma in á miðjuna og royna at finna eina loysn sum báðir partar kunna góðtaka annars verða hetta hetta eitt óendaligt stríð sum vit hava sæð í øðrum londum tað er sum at hoyra tromp og og beitin a so tað er tað er næstan borgarakríggi í í samfelagnum so illa sum sum partarnir fara við hvørjum øðrum og tað er sjálv fingist annar parturin vinst vinstra vongurin sum ger sær sum hevur definitiónsrættin upp á hvat er rætt og hvat er skeivt og tað kann yvirhøvur ikki góðtaka eg vil gjarna loysa htta málið eg vil gjarna loysa eta málið fyri t samkyndu so børnini hjáeinmum samkjyndi fáa somu rættindir sum øll onnur børn taka onganíð trupulleikar av mean eg vil ikki setast í bás at vera persónur sum ganga og diskremideri og síggi niður upp á te samkyndu tað vili egvirhøvur ikki góðtaka tak fyrihra formaður takk fyri nú komi øgiliga nógv
viðmerkingar har eru ja eg misti talin nú tann fyrsta er frá beint í løgu jakobsen ger so væl ja takk fyri har formaður eg má bara
aenn einafer endurtaka at eg haldi at løgtingsfólk skuldu arbeiða út frá tí veruleikanum sum er og tað er at tað eru samskynt og samkyntar familjur í føroyum og nú tosar kristian andreasen um at hetta førir ongan veg og hettavar stríðið vart so leingi og so framvegis som skal tað føra nakran veg so mugu báðir partar slaka og so hugsaði eg hvat hvat merkir tað hvør skal slaka í hvørjum er tað ikki natúrligt at øll børn í føroyum verða javnsett takkfyri hara formaður takk fyri ckristian vandreasen gersovæ
takk fyri formaður jú tað er púra natúrlig øll børn vórja
javnset í føroyum men ein hvør lóggávu hevur nakrar avleiðingar og vit hava eitt eitt vit hava eitt lóggávu mynstur sum inniheldur nøkur biogrepur og vit gera okum inn á ta bigrepuna tað er øgiliga vansligt at at at hontera í praksis mann kundi saktans loyst málið endaligt við at givið teimum samkjyndu til dømis rættindini sum ella onnur fólk hava eisini við kanska við ena serlóggávu uttan at gríp inn í tjónavbalslógina d nervendivís fyriupp á tann mátan at gera ein ein ein eina eina eina nationala semju um hetta her so vit seppa undan hesum her eljustíðunum sum hevur vart í alfyr nógv ár takfyr ha formaður akk fyri so er tað bjarni káras

man tosur í alia

og so teimum politisku umboðunum her á tingi tað e eg eeri viðurkenni fult út at tað kann vera tilfeldi viðhvørt men hann fær khristin andreasen fær hetta ljóðar sum eitt ella annað vinstra sosialistisk prosjekt altso tað at javnseta samkynd eg vil minna hann á at hann uttan at seta hann í bás hoyrir til ein minniluta inni á tingi tí tað at geva samkyndum javnrættindi er ikki bara ittvinstra sosialistisk prosjekt tað er eisini eitt sosialdemokratiskt prosjekt ta er eisini eit liberalt prosjekt tað r eisnieit sosialliperalt prosjekt tan einasta sum tað ikki vert prosjekt fyri tað er um mann kan siga tann konservativa vongin her á tingi og um kristian andreasen sær seg sum ein partur av tí ella ikki tað skal eg ikki vera dómari um tað veit hann betri enn eg men tí ætlaði g bara at spyrja kristian andreasen um hann vil hava at samgind skuldi verða inkluderaðir á jøvnum føti við am nei við hindskyndum illa um tað sum hann akkurát nevndi nú skuldi verið gjørt onkrari serlóg líkasum at skráset parlaga vartakk fyri khristian andreasen ger sovæl
takk fyri formaður eg eri við
biðp á at geva teimum samkyndu akkurát somu rættindi sum øll nur aðrir borgarar tað segði ogta havi sagt oftani eisini børnini hjá teimum samkyndu eg havi einki ímóti teimum samkyndu men tey samkyndu mugu eisini læra seg at góðtaka tað eru aðrar meiningar í samfelagnum og hvørjar avleiðingar lóggáva kann hava fyri onnur virðir og fyri onnur fyri aðrar samfelagsbólkar vit skulu øll liva hes í samfelagnum tað nyttar ikki at annar partin trumfar síni sjónarmið ígjøgnum og ogog tví heldur um nakað sum sum ger sen en in í aðrar bólkarsamfelagnum tað hali ikki rættvíst og tí eiga báðir partar at slaka í mínari verð fyri at fáa eina semju um heta her takk fyritakk fyri sover tað høgni hoydal
væl ger so væl harra formaður hetta var sum at hoyr
gera júst amerikanska forseta valstríðið har eg má royna at koyra fólk í bás og gera heta her til eit sosialistiskt prosjekt ella hvat tað var nú sum khistinandreasen royndi at gera ø og eg vet ku his andreasen kann kansko heldur svara mær sjálvur so eg ikki sjálvur her niðurstøðuna men er tað veruliga so at í london sum hava sum hava hesi rættindini dáma barat naka norðurlond sum eru okkara nærmastu grannar er tað eitt vinstra sosialistiskt prosjekt at samkynd hava rættindir í samfelagnum er tað u er tað verur tað so tað kunni hgsa mær kristi andreasen greiddi okkum frá tí hetta er ttrompu er ikki livað til fánýtis hetta er aftur ein roynd at bara at koyra tað og at halda tað atað eru nkrar politiskur vinningur í í at berjas við rættindini hjá samkyndum tað tað mát kisti andreas an sær est í føroyka samfelagnm tð ur tað hevur veriðeit taðhevr ei eitt hart stríð hjá teimum sum hava torað tikið tað stríð og hevur ikki verið nakað sum sum sum hevu verið populistiskt ella sum hevur finið fingið fingið undirtøk hjá teimum flokkunum takk fyri christian anderasen ger sovæl
tað sum eg segði var tað at ein og hvør av
bóggerð hevur eina avleiðing fyri onnur menniskjur ein oghvør lóggáva hevur ávirkan á onnur viðurskiftir og tað sum eg haldi høgni hoydal eigur at drespektera taðer tað at tað eru altso onnur fólk í samfelagnum sum hava eina aðra meining og hann sum lóggáva lóggevari eigur at hava fyri eyga í einsonu mál sum hesum at finna semjur heldu enn at blíva við at brúka tær málið til politiskan fyrimun takfyr harformaðurtakk fyri yngilín ditissen strøm
høm ger so væl takk fyri tað fer einki einki
av nøkrum í føroyum við at geva samkyndum foreldri rætt til útgjald úr bartilskrum tað fer einki av nøkrum og skulu vit slaka í arbeiðinum fyri javnrætti nei tað haldi eg ikki at vit skulu takk fyri frá forskuna takk fyri kristian andreasen ger so væl
takk fyri
frú forkvinna tað er ikki soleiðisnr at eg havi sagt tað at børn hjá samtínum ikkikulu hava somu rættindi sum onnur børn eg sigi bara tað at hetta hetta her uppskotið sum ligur á borðinum er eitt parat uppskot uppstaðið í fjølmiðlunum av andstøðuni sum sat við valdinum fyri einum ári síðani gjørdi einki við tað eg vil gjarna taka eitt ovorðsovorðt mál rá tæ seriøst soleðsinra tað ikki er tað royna kaos sum er galdandi í økinum og her eru øgiliga nógvir teknisku spurningar sum mugu avklárast og eghaldi nú skal samgongan her fáa loyvi til at viðgera málið og koma við sít nógvum uppskoti og so loysa vit eisin hett her málið í mun til nógv onnur mál sum farna samgongan held ikk klára at loysa takkfyi ha formaður takk fyri hervur polstóttir ger sovæl
takk fyri eg haldi eg kann upplýsa
ýsa røðaranum at tá ið tíggju prosent av føroya fólki gongur prei dagin áðrenn ólavsøku so er tað fólk úr øllum landinum tyer fólk úr øllum politiskum flokkum sum hoyra allastaðni til tað er so fjølbroytt fjølbroytti skarði sum bara ynskir at í føroyum kunnu øll virðast á sama hátt og tey skilja lanum at tingmaðurin eisini heldur men eg haldi atð eitt sindur meir kottligt at hann onkursvegna tekkur syndura í sæ sjálvum at hann ikki kann siga tað sum hann er pár hjartað uttan at ati vera róptur politisk ókorrektir og onkursvegna byggir undir at tey sum í ára tíggju hava stríðs fyri rættini hjá samgyndum hava havt tað lægt at tað er eitt lægt stríð sum ikki hevra havt persónligar avleiðingar bæði fyri tey sum eru samkynd ella elgbithagarar og tær politikararsum hava valt at ganga á odda sum um at konservativur vongurin í føroyum og ikki hevur verið haglað tey niður millum annað tingmanningin sum sat fyri fólkaflokkin síðsta samgonguskeið takk fyri akk fyri christian andreas
gersovælarara formaður nú veit ikki um tann skarin sum summi sum
gongu ískrúðgonguna er ein fjølbroyttur skarði tað er sum eg segði í áðni tað er mann sær skeltini tað er sosialistisku kærleiki tað er tavi inki ímótii men tað eri kanska ein góður kærleiki slet iki tað men tað virkar ikki seljani inkluderandi í í í samfelagium summ at síga og eg havi ongantíð sum tú stingkvinnan herver posetur sigur heglað niður á nakran eg havi bara sagt tað at ein og hvør avgerð í einum samfelagi og einum lóggávu valdi hevur nakrar avleiðingar vit mugu eisini vordera málið sæð frá hinum sjónarmiðnumi av ogeg haldi htta er alt for ofta nógv for leingi virðið koyrt púra einsporigt hvar ið annar vongurin hevur skylda hin fyri at vera ja um so mam at sia politiska ókorrektan og tað kann eg yvir høvr kki góðtaka at eg eri politska ókorektir altso kkyrimsjohannesen
ja takk fyri harra leirfrú forkunnab
kristian andreasen kom inn á er at tá mann broytti hjúnaballslógina sá samkynd eisini kundi giftast o so hevði tað ávirkan á onnur tað er ikki heilt samdur í men tað e rætt at tað vóru komið nakrar broytingar eisini í fólkakirkjuni og eg rokni við eg samdi kristian andreasen at vit politikarar eg ikki plagdu kom upp í innari viðurskiftini í fólkakirkjuni tað skal fólkakirjnum sjálv taka sær av øh men tað sum hendi tá tað var at mann kann signa pør í í í fólkakirkjuni mann kundi hildið fram í fólkakirjunu at signa hinskynd men fólkakirkin valdi av sín einumtingum at tey vildu ikki diskriminera og tí góvu sær við at signa hinskynd tí tey vild ikkidiskponera sankynd tað var væl hjá fólkakirkjuni hsum hon tók kanska sum eitn avleingar til lógarbeiðið sumvar framd í løgtinginum men men folitskaskipanin vandaði seg ikki upp í hvat mann gjørdi í fólkakirkiunu og tað eiga vit helt iki at gera eftir mínari sannføring takk fyri kristian andreasen ger sovæl
takk fyri formaður eg eri grundleggjandi
ósamdur við akseve johannesen tann lóggávan sum akseve johannessen koyrdi ígjøgnum var í útgangsstøðinum einum lóg um diskriminering tí mann glóggav á ein sovorðan hátt at mann segði tað at tey samkyndu skuldi ikki koma inn ívi fólkfólkakirkjuna longu har hevur tú diskrimilerað ein bólk og tað hevði so ta aðru avleiðingina afturat umframt tað við sær at tað ávirkaði fólkakirkjuna soleiðis at kirkjan mátti avskriva signingina av av av hjúnanalagnum í kirkjuna og tað ja tað er nakað sum kirkjan gjørdi tí kirkjan kundi ikki ganga við til at ræt diskriminera so alt hettaher málið hevði nakað við diskri ddiskriminering at gera og hatta var øgiliga illa yvirvága av av av løgtinginum haldi eg at mann gjørdi st í mannamátan inn á kirkjuna mann burdi at mann burdi havt funnið eina loysn sum ikki gav sum ikki gjørdi ta ávirkan at at tað gjørdi sína trúarsamfeløgin takkfyriha formaður fyrijógvanlaini gersv
ja takk fyri vit fáa at takka
kristian andreasen færi eina sera góða røðu eg hugsi um hetta her tá hevir tosað nógv um diskriminering og rættindi hjá teimum vaksnu so sigur nevnir mann børninsu men men tá eg hugsi um hesi børnini tað er kanska eitt tað mesta sum hevur gjørt at tey hava verið ímótrikin her tað er tað at tey børnini sum til dømis tveir menn eiga ella ella hava ella tveir kvinnur tey hava mist hin hin hitt foreldri hví tosar mann ikki um diskriminering tá hetta her at mann kann eg veit í gásaregnum framleiða eitt barn og og annað foreldri er burtur tá tosar mann ikki um nakrar rættindu tey børnini mann tekur faktiskt rættindini frá teimum børnum eg haldi tað er ein vinkul man eigur at hugsa um tim uman viðgera eitt sovorðið mál sum hetta hertakk fyricristianandreasen gersú takk yhra form

ormaður ja tað er akkurát tað sum eg hugsi og tað er tað at ein og hvør lóggáva sum við samtykji økinum hevur nakrar avleiðingar ein slík lóggáva heur eisini avleiðingar fyri børnuni og tað er í mínari verð ein nokk so tað eigur at vera væl umhugsað tá mann broytir rættarstevna hjá børnunum kanska við ættleiðing famman so frátekur børnun møguleikan fyri a finna útav hvør eg set upphav og so víðari so tað er øgiliga nógvir etiskir spurningar at fáa bundini ið etta her og tí eiga vit at vera varin við hvat vit gera á hesum økinum herbeint og sum sagt tað er viktigt at vit í føroyum vit liva í einum føroyskum samfelagi at vit taka atlit til allar samfelagsbólkar og at vit eru varnir við tí lóggávu sum vit samtykkja serliga á hesum økinum takfyiha formaður ogtann næsta at fáa
orðið verður beintarløgð jacobsen ger so væl ja takk fyri frá forkvinna
me eg ætlaði als ikki at taka orðið aftur meneg bleiv eitt sindur kløkk av at hoyra um hetta her við at nú skal mann slaka altso ætla tit veruliga tað at samkint nú skulu slaka og góðtaka tað at børnini hjá teimum hava ikki somu rættindi sum onnur børn tað svarar eitt sindur til at um ein ein skúlaflokkur skal útferð jamen so skal eitt foreldur bara góðtaka at lærarin sigur riggær barnið hjá tær sleppur ikki við tí tú eigur tað tað er í lagi skal foreldruri so siga tað kann ikki verta rætt eg eri púra samd sum eg ført fram ær ja vit hava ymisar meiningar tað er tað akkurát tað góða við at liva í einum fólkaræði at vit hava ymsar meiningar tað skuldu vit eisini hava loyvi til men so gangi eisini út frá at í einum fólkaræði so skal mann eisini hava loyvi til at liva sum mann vil men tað skal mann soobart ikki oeg másiga eg eri púra ovfarin av hesum og undanfarni røðari tosar um heta her við at prai skal okkurt hava staðið um sosialistiskan kærleika tað veit eg so einki um men sum sagt undanfarn røðari tosar um sosialistiskan kærleika men tað sum so manglar her inni tað er tað sum eitur næsta kærleiki takk fyri frú forkvina y tað eru tvær viðmerkingartann
gerka frá bilju stinesen ger so væl takk fyri fyri forkvinna
viðhvørt so tosar mann um rættindini hjá børnunum men so tosar mann um at mann skal liva sum mann vil tá tosar mann um rættindini hjá teimum vaksnu vist tað var rættindini hjá børnum sum hetta uppskotið snúði seg um hví fer mann so inn í eina lóg sum snýr seg um at tryggja rættindini til barsinsfarloyvis hjá vaksnum fólki hví fer mann so ikki inn at royna at tryggja rættin hjá børnunum í staðin fyri eg skilji ikki at at mann jú eg skilji tað faktiskt gott at mann miksar eitt sindur man mann brúkar rættin hjá børnunum fyri at sum eitt slag av jarnbroti men man avdúka samstundis at tað snýr seg um tað at øll skulu liva sum tey vilja næstan uttan mun til hvør avleiðingin er men tað at mann til dømis frátekur einum barni áðrenn tað er feitt rættin til mammu og pápa er tað ikki at skerja rættin hjá børnum í eygunum á takk fyri beinta løgið ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna eg kann bara stað
taðfesta av undir hesum orðaskiftinum í dag er tað tingfólk sum hvørki eru áhugaðu í at arbeiða fyri rættinum hjá børnum ella foreldrum takk fyri fára fortíina takk fyri hervør
hatta ger so væl ja nú bleivi
takið kanska eitt sidur annað leys henda verður fyrr í dag eg haldi eg havi hug til at so tað blei eit sindur undir at tað at samkynd vilja hava javnrættindi í tí landinum sum tey búgva í er aktivism altso at tað er aktivisma ella pokspinn at ynskja at mann sum samfelagsborgari verður javnsettir við síni medmenniskju so sínar medsamfelagsborgari hvat heldur beinta løgi um tað sum hevur verið rókundrað tað er aktovisma takk fyri akk fyri beinta løgu ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna
tað er als ikki aktuvisma tað er veruleikin tað er soleiðis gerandisdagurin er hjá nógvum familjum í føroyum í dag og eg haldi at løgtingið skal royna at fylgja eitt sindur við í veruleikanum í gerandisdegnum hjá vanliga fólkinum takk fyri frá forkvinna takk fyri tann væsti at fáa orðið verður bjarni íkár
sum petursin ger so væl eg eg var noyddur til at taka orð
byra aftur tí at eg føli ateg byðji at koma nøkur ting undan sum egikki av verðið søgt áðrenn hserliga helt eg taðvar eitt sindur stuttligt at vara billjustinussen siga at mann brúkar børnini sum eitt jarnbrot fyri at fremja e eina lógarbroyting til framan fyri tey samkyndu eg vil siga at miðflokkurin hevur um nakar flokkur brúkt børnini sum jarnbrot til at blokera javnrættindi hjá samkyndum lat tað vera staðfest hr næst orsaka jakum mikkelsen er orðið nei ókey har næst so segði christian andreasen at hetta her er opinbært eitt el annað slag av vinstra sosialistiskt prosjekt tí at hann einaferð sá eina plakat niðuri á einari skrúðgongu við sjey túsund fólkum har tað stóð vinstra sosialistiskur kærleiki eg vil pástanda nú e er ikki so sialist sjálvur men eg haldi at vinstrasosialistiskur kærleiki er minst so líka góður sum fólkaflokskærleiki ella framsóknarkærleiki eg haldi ikki kærleiki hevur eitt spjaldur politiskt í so máta tað sum tit skulu minnast til tað er tað at tey konservativu í løgtinginum eru ein minniluti eins og tey samkyndu spyrja tit føroya fólk so er tað ein ovurhondsstórur meiriluti fyri at tey samkyndu og børn teirra skulu verða javnsett hvørjum viðvíkur foreldramyndugleika hvørjum viðvíkar barsil og so framvegis tað er púra greitt og í so máta hevur samgongan dumpað á tí økinum og so segði kristian andreasen at hann helt at mann skuldi koma við onkrum kompromii um mann skuldi geva seg ikki ordliga hvørja hvørjar fortreytir kristian andreasen tosar útfrá tí at eg síggi ikki hvat fyri undirliggjandi munur er á tvey samkyn foreldur at ein barni og tvey hinskin foreldur at ein barni og hví mann skaava serlóg til tað eina og vanliga galdandi lóg fyri tað seinna tað skilji eg ikki og var tað áhugi í at fáa loyst hendan her spurningin so øvdu vit havt eitt heilt øðrvísi orðaskifti í dag enn vit hava havt vit hava havt tað sum eg fyrr í dag kallaði fyri juridisk fluguknappar í tí mann vil ikki fyri halda seg til tann moralska spurningin sum liggur aftanfyri hvørs tey samkyndu skuldu vera javnsett innanfyri barseslógina ella ikki númá tingformaðurin umbera um eg brúkti ett orð ikki skuldi men tað er tí at mann vil ikki fyri at halda seg til tann moralska spurningin sum liggur aftanfyri er tað rætt ella er tað forkert bæði moralstilla í eygunum á gudi um vit skulu hava samkynd at vera javnstilla við hinskimd í føroyum mítt svar er ja eg vil uppfordra til at vis tit halda svarið nei so helst siga tað annars royna fyri at halda tykkum til málið sum tað fyriliggur soleiðis at vit saman kunnu royna at syrgja fyri at vit fáa eina skipan til øllum føroyingum a framan takk fyri formaði ja takk fyri eg havi ein æt
undanfaran røðaran hatta orðið nevndi hvussu var tað hetta er ikki í hvussu at tað er orð sum mann brúkar á løgtingi so er tað viðmerking tað er ingilín diriksen-strøm ger so væl
hadi at tað er undrunarvert at ein tinglimur í samgonguni fer upp og vil ikki verða lagdur undir ati tala fyri mismuni sjálvt um hann er partur av einari samgongu sum ikki vil taka undir við hesum uppskotinum sum tað letur til heldur ikki vil geva rættindi á familjurættarliga økinum vissi mann ikki skal kalla ta mismun hvat hvat skal mann so kalla tað jatakk ger so væl bjarni
jógvur mikkelsen nevndi akkurát villleiðandi
snakk tað sum eg villoyðandi snakk í hesum førunum tað er ta mann sigur til dømis at við at javnseta samkynd i tá tað kemur til borgarliga gifta ja men so hevur mann diskriminerað íð fólkakirkjuna tað eitt sindur sum at hoyra tá teir siga at undanfarna samgonga tillutaði so so nógva kvotuna av sum mann tekur tað frá hinum endanum av og spinnur tað meiningin við hesum uppskotum er sera einfalt og tað er tað at foreldur við børnum fáa atgongd til barsilsskipanina tí er tað stutt av tí langa so kann mann tosa um at ta ka heina elva til moralskt foderv í tí langra endanum ella langa løtunum tey eri ikki samdur í og eg føli eisini at grundgevingarnar eru forferdiliga tunnari til víðari hvørjum tað viðvíkur nú skal ikki leggja fólki orð eftir munnin men eg veit at tað eru limir í samgonguna sum halda tað at vera samkyndur er ein ónormalur lívsstílur og skal ikki eggjast til tvørturímóti tað haldi eg er ein av grundleggjandi orsøkunum til at mann ikki vil ganga á kompromi hasum her økinum og friður verður við tí eg eri ósamdur eg haldi at tey hava minst líka gott pláss at vera í føroyum sum vit og lógarsmíði skal vera hareftir takk fyrihar formaður ja takk fyriæ
nefstur at røða verður bjørt samelsen ger so væl
harra formaður eg haldi at hetta hevur verið eitt rættiliga siðiligt kjak í dag í nógvar tímar inntil tingformaðurin hjá fólkaflokkinum tók orðið og og kom í haldi eg øgiliga øgiliga sum spaða og tað haldi g er óheppið hann fíltist á sosialistiskan kærleikaði staðið á onkrum skelti tað kundi heilt sikkurt akkurát sama staði liberalistiskur kærleiki ella borgarligur kærleiki ella okkurt annað í syðstu flokkunum í hjá fólkaflokkinum í grannalondunum har eru ganga tey inn fyri borgarligari giftu bæði í kirkju og og og borgarligagift og annars og onkur formaður í onkrum av flokkunum er ein dá samkyndur sjálvur so víðari so eg haldi ikki at mann kann skilja ímillum eg kennir nógv borgarlig fólk liberal fólk ein dkonservativfólk sum taka undir við at samkynd fáa somu rættindir sum onnur eg haldi ikki at mann kannskilja ímillum høgru og vinstramongd heri tað sum eg haldi er harmiligt og sum eg haldi tann røðan nú satti eldir var akkurát tað at mann roynir at skaða og gera tað til at tað hoyrir bara til nøkur ávís eg haldi sjálv tað sum pínur meg allarmest tð r nettupp tað at tey samkyndi skuldu hoyra upp á øll hesi kjakini eg haldi tað er óvirðiligt at vit skulu blíva við og blíva við og blíva við í staðin fyri at bara geva teimum so javnsett rættindu tí tíverri er tað soleiðis at nú bleiv tað sagt tað at tað hevði nakað fylgjar fyri kirkjuna sum ikki kundi signað longur og so frameftir nalt hjúnabansmálið bleiv gjørt í djúpari resspekt fyri nettupp kirkjuni kirkjan fekk ikki fulla men hundrað prosent møguleika fyri sjálv at taka avgerð um hvørt kirkjan ynskti at gifta ella kirkjan fekk fulla heimild til sjálv vit vildu ikki upp á nakran máta traðka inn um gáttina so tekur mann nakrar avleiðingar so so so henda nøkur ting aftaná sum kirkjan ksjálv velur og kirkjan kann í morgin akkurát sum kirkjanagrannalondunum okkum okkara hava gjørt velja at fara henda vit til hinvegin tað eiga vit ikki at blanda okkum í vit eiga at respektera at tað er trúarlív og trúarlív skal haldast fyri seg vit hava arbeitt fyri borgarligari gift men so er tað soleiðis at juridiskt so kann tað viðhvørt vara avbjóðandi og tá er tað áhugavert at hoyra ein sum sigur seg arbeiða fyri hesum rættindinum men tey rættindini skulu bara vera øðrvísi enn hjá hinum altso sankin skulu fáa rættindii men tey skulu ikkivera sama slagsum hjá hinum mann skal finna kompromiir hví skal mann finna kompromann altíð í politikki finna kompromiir vis tað eru tveir mótpartar sum arbeiða fyri nøkrum sum kann sameinast men tá hetta snýr seg um at allir borgarar skulu hava somu rættindi so kann eitt kompromi ikki vera at tit skulu hava eitt sindur øðrvísi rættindi tit skulu ikki sleppa at gifta tit skulu bara t slepp at hava skrásett parlag sum sum er nakað heilt annað altso og og og tað er tað sum skilur okkum og eg haldi vit eiga at kunna vera seðilig fyri tað um tað skilir okkum tí tí e vil gjarna venda attur at siga tí er hetta øgiliga einfalt vil mann geva samkyntnhesi rættindi ella vil mann ikki og vissi mann ikki vil so kann mann siga t eg vil ikki geva teimum hesi rættindini tí at ta gongur út yvir mína samkomu ella mína bakgrund ella mín advokatstøðu ella hvat sum helst men bara at siga tað eg havi ikki hug at gera taðupp á hendan mátan men at royna at gera tað til at tað er okkurt vinstra sosialistiskt eitt annað eg kenni ikki aftur í tí váttsu á vvher eg havi gingið preiteskrúvgongd í nógv ár og eg havi fylst við fólkum sum vóru á høgraveinginum tað eru nógv fólk sum ganga prait tí tey hava familju sum eru samkynd tí tey hava børn sum eru samkynd tí tey hava ommur og abbar sum fult taka undir við at teirra eftirkomarar fáa javnsett rættindi samkynd eri í øllum familjum eisini í mínari familju sum er ein bakgrund fyri kanska at eg sum heilt ung byrjaði at undra meg yvir hví allir borgarar ikki hava javnsett rættindi tí harra formaður fari eg veruliga staðiliga heita á bæði meg sjálva og okkum øll um at vera siðilig í hesum kjakinum ikki a skjóta hvørjum øðrum alt møglit í skógvarnar eg skuldi ynskt at eg slapt frá at standa her í dag eg skuldi ynskt at vit ikki høvdu eitt tíma langt kjak um hetta her at vit bara at vit bara tosaðu um vilja vit ella vilja vit ikki og so fremur mann tey tingini sstillisliga og róliga akkurát sum vit gera við øll møguliga onnur mál men tað eru í teimum málunum har tað eru ideoologiurnar sum skilja so har tað eru veruliga fólk sum ikki vilja geva fólki hesi ræog tey eru eisini a so i pjørt at standa her og lata sum um at meginpartin aa teimum sum hava talað ímóti hesum her í dag at tað veruliga er av juritiskum orsøkum vit vita væl at tað er tí tay ikki ynskja hesi rættindini tí um tað bara er ta juridiskar so fari eg at mæla teimum fólkum til at koma upp og so siga hvussu skann tað so gerast soleiðis at samkynd fáa somu rættindi í barsilslógini sum øll onnur so harra formaður at enda skal bara takka fyri at eg haldi at meginpartin as kjakini hevur verið ótrúliga sigiligt og tað eri eg glað fyri tí at eg haldi at tað er á tí støðinum vit hava skyldu at halda eitt sorðut kjak takk fyri jatakk so er tað viðmerking
ger so væl ja takk fyri har formaður púra samd
við bjørt samuelsen um at orðaskiftið hevur verið rættiliga siðiligt í dag tíbetur inntil so byrjar mann at tosa um at tað er at slaka tí mann skal gera kompromið eg hugsi at at spyrja bjørt samuelsen hvat hon heldur at foreldur fara at siga tá ið tey fara at skulu fáa at vita at tey skulu slaka og at børnini hjá nøkrum foreldrum ikki skulu hava somu rættilini sum børnini hjá øðrum foreldrum takk fyri har formaður

hvert at tosa um kompromiur í eina kompro altso og og tað er soleiðis at í veruleikanum skal mann ikki royna at gera hatta til nakað annað enn tað er htta snýr seg um vil man gevist rættindi enn ikkja og tað kann gott vera ein ærlig saka at mann av ymiskum orsøkum ikki heldur tað er rætt atsamkin skulu hava hesi rættindini so hevur mann ta støðuna og tað eiga bæði eg og beinta løvi og øll møtli onnur eisini at respektera at tað eru fólk sum orsakað av ymiskum orsøkum ikki halda at mann skal hava akkurát tey somu rættin og so kundi tey argumentera fyri tí men renna skjóta tað til at tað er eitt ella annað sum onkur ger bara fyri at gera tað hetta eru ótrúliga trupult eisini at fáa samgongur at taka undan við undir við at broytast tingini og tí má mann gera tað stiðvíst men eg gleði meg til tann dag tað ber til at setast niður í frið og náðum taka allan pakkan og koyra alla broytingarnar ígjøgnum so øll eru javnsett á øllum øðsjum allir borgara fel takkfyri j
biljustinussen sum e viðmerking ger so væl ja bjørt samuelsen sigur at tað snýr seg um at
geva samkyndum rættindi beint á løgu segði at tað snýr seg um at geva børnunum rættindi so tað er biogrefeforvirjing kann mann siga við einum donskum penum orði øhog so tosar hon um líkarættindi altso líkarættindi til nakað sum er so ólíka sum tað at eitt vanligt hjúnaband og so tvey av sama kyni hvar ið grundfortreytin í rættindalóggávuni er ein av hvørjum er ein maður og ein kona tað er grund fortreyti so sigur mann at tvey sum ikki lúka ta grundfortreytina tey skulu hava líka rættindi sum faktisk ikki ber til og eg havi spurt hundrað ferðir í dag hvør er mamma og hvør pápi í einum forholdi har sum tað er tvey av sama slag og tað kann eingin svar uppá kann bjørt samuelsen svara mær upp á tað ella skal helgi abramsen orðnar tað fyribjørt samuelsen ja
ger so væl takk fyri
eg haldi hetta vera ótrúliga einfalt har sum tað er tvær mammur eru tað tvær mammur har sum ter tveir pápar er tað tveir pápar har som ein mamma ein pápi er tað mamma og ein pápa eg haldi ikki hetta so fløkt og tað sum kanska skilur billjustinussen um meg og eg skal respektera billjustinusen fyri tað tað er hann hevur ongantíð roynt tað fjalt at hann er grundleggjandi ímóti at samkin kunnu ganga saman eisini í borgarligt hjúnaband eg eri grundleggjandi fyri tí og taðer har er munurin okkara millum og vit royni ikki at balla tað inn ella grugga tað við øllum møguligum undarligum juritiskaritoku og eg haldi ikki at teg kompinserað og eg haldi bara at tá ið vit hava eitt samfelag har hetta er veruleikin so mugu vit fyri halda okkum til tað tí í tí løtu vit ikki fyri at halda okkum til tað so eru nøkur børn sum hvønn dag uppliva at sjálvt politiska skipanin sendi signalir um at tín familja er ikki orilga góðtikin hon er ikki oriliga líka góð sum hinar familjurnar og tí vil eg gjarna arbeiða við hesum málinum sjálvt um eg skuldi ynskt at vit sloppu undan yvirhøvur at kríggjast um hetta her men at vit siðiliga settu okkum niður og fingu allar borgarar javnsettar takk fyri ja takk so
eta neystur at røða og tað verður siristem berg ger so væl takk fyri harra formaður
okur sum sita í løgtinginum hava fingið eitt øgiliga stórt álit sum okur eisini skula brúka eftir bestu sannføring kann man siga í hvørfall til at gera samfelagið betri løgtingið kann avgera bæði lagni og lívskor hjá føroya fólki løgtingið kann geva fólki rættindir løgtingið kann velja at øll børn og allar familjur skula hava somu rættindir í føroyum løgtingið kann eisini lata vera løgtingið kann siga at okur gera einki við hetta her og velja at lata nøkur sita eftir hvat er hta tá mann hevur valt so kann man at snakka um tar ein heilan dag hevur mann valt at gera mismun tí soleðis hvørfall eg at síggja upp á tað tá ið mann ikki velur at geva javnrættindir so ger mann mismun og hvat er ta mann sigur við tær familjurnar tykur eru umbært ikki líka nógv verdar í føroyska samfelagnum tí tykur skulu ikki hava somu rættindir sum øll onnur tað er eingin ivi í míni sál um at hetta er eitt mál sum løgtingið átti at staðið samanum tað snýr seg um okra starvsfelagar tað snýr seg um okra familjur um okra vinir tað snýr seg um børn sum okur kenna og borgarar í hesum samfelagnum sum skulu hava somu javnbjóðs korð øll børn eiga somu rættindir hví skulua bæði foreldrini hjá nøkrum heilt fáum børnum ikki kunna fáa útgjaldsútgjald úr barsilsskipanini ttaðspurningurin er ikki meira innveklaður enn tað hví skulu tey ikki kunna tað tað er øgiliga undarligt at hoyra tað at hetta her málið er reist fyri at fáa egnan vinning haldi onkur segði eg veit ikki ordiga hvat mann meina við tí tað er eingin ivi um tað at fyri nøkur fólk hevur hetta málið havt ótrúliga stórar umkostningar og tað er veriðeitt dýrt stríð og mann skal vita tað at eingin rættindur er narantíð runnum upp úr turrum tað eri bara fingin tí at tað er nøkur fólk sum hava stillað seg upp og hava arbeitt fyri at tryggja øllum borgarum rættindur og tay samfeløgini og og tá ið mann hevur vunnið tay sløgini tá vinna okur altíð øll tað verður ikki bara ein bólkur sum vinnur tað tað vinna okur øll tað hevur eisini verið eitt sindur um hesa hæri diskussiónina hvør er pápi og hvør kennir mann sín pápa og kennir mann sína mammu og alt tað visti mann skuldi fylt tí logikkinum so er spurningurin um mann yvirhøvur skal hava viðgerð fyri barnloysi í føroyum tann spurninur havgun sekkin veri inni á tað er ikki altíð soleiðis at øll hava kennað sítt biologiska upphav tað er so eitt heilt annað mál eg haldi at hetta her uppskotið hevur víst tað at okur komulikerað kanska á tveimum heilt ymiskum planum har nøkur snakka um javnrættindir fyri allar borgarar so snakka nøkur um at hetta er teknikkur og hetta ber ikki til at gera staðenst máan vara bara vara ærligur og segði at hetta vilja ikki gera allur kærleiki er opimbært ikki hevur opmbært ikki sama virði ella má freistastil at siga at øll menniskjur hava opinbart ikki saman virði tað sum altíð sker tað er tá ið mann pakkatt inn í endan her innpakningin við ati eg havi einki ímóti samkyndum tað mugu bara ikki hava somu rættindir sum eg ja tað evr øgiliga fitt fólk men eg hav einki ímóti teimum men tay muga bara ikki sleppa tað sama í samfelagnum sum eg tað er sløkt eingin ivi í míni sál um at føroya fólk ynskja nakað heilt annað tað er eitt heilt annað stað enn har løgtingið har løgtingið heur altíð verið nógv ár aftan fyri fólkið tað ivist g ikki í so bleiv tað eisini sagt hetta her at tað var eitt vinstra sosialistiskt prosjekt mær vitandi ar tað fólk úr øllum flokkum sum halda hetta r í lagi so gott sum øllum flokkum í hvørfall sum halda at tað er í lagi at mann arbeiðir fyri at javnseta allar bólkar eg haldi okum tosað um eitt øgiliga einfalt mál tað kostar ongar krónu ta kostar bara væl vilja ogeg hadiefr at brúka orðið sum beintaløgur vístu á tað kostar bara næstan kærleika tað kostar einki anað enn tað tað snýr seg um hvat fyri samfelag okur vilja hava vildi mann hava eitt samfelag har øll hva sama virði har mann sigur ait menniskjaverðið er høgt og øll hava sama virði ella vil mann hava eitt samfelag sum sigur at hjá okkum fert tú ikki somu rættindi sum hini tú mást taka tað ella lata vera tað er ikki longri enn tað takk fyri ja takk sol a a viðmerking
tað er kisínaháfust ger so væl ja eri samd við sær sigursten
bekk í at tað er ótrúliga óheppið tá mann roynir at gera hetta her málið ella at onkur tingfólk hava valt at gjørt hatta málið til flokspolitikk og høgra vinstra politikk tí tað er als ikki tann myndin eg standi við og vit standa við eg uppliva at tað eru fólk í øllum flokkum og bæði høgru og vinstru og so víðari sum ynskja at skuldu hava nbóðsrætlilrini sum øll onnur í føroyum og hyggja vit eisini tá i mann spyrføroyafólk í hesum her veljarakanningunum og annað jemi so e stór meirilut fyri at tey fáa somu og javnbjóðsrættindi er tað ikki í veruleikanum soleiðis at tað er ein lítil minniluti her á løgtingi sum forðar fyri broytingini og hevði tað ikki verið so at um tað so frítt fyri øll tingfólk at taka støðu so hevði eg verið ein øgiliga stórur meiriluti á løgtingi fyri at broyta hetta herja takk ger so væl
takk fyri tað formaður ja eg ivist onga løtu
í at tað eru fólk javnt úti í øll næstan øllum flokkum sum ynskja at mann gevur javnbjóðsrættindir til at vera partur av barsilsskipanini eg meini athetta er ikkiat fara upá mánaðin hetta er at fáa eitt útgjald í barsilsskipani upp á nakrar vikur sum longu pengarnir eru til staðar so so tað er ikki tað mann kann kannskjóta sjiundir tað snýr seg um at nøkur fá nakrar fáar familjur fáa somu rættindir sum øll onnur og hvør kann missa nakað við tí og kunna bara øll vinna takk fyri ja takk so er tað steffan

viðgera løgtingsmál fjøruti í dag um at geva samkyndum børum rætt til barcel og í hesum sambandi so verða vit biðin um at suma inn vórðu biðin um at seta mikroskopið á hendan einstaka órættin ella mismunin men fyri meg so liggur eitt eitt nógv størri maskinarí aftanfyri hesar broytingarnar sum verða gjørdar í smáum bitum her er ein felagsskapur sprotin upp í europa hann eitur x-adlát og tað eru x-lgbtearar teimum sum hava valt henda lívsstílin frá sum hava livað sum samkynd sum hava livað sum ja eitt ella annað ísnerð gender politiks ella hvat mann skal kalla tað av einumhølis nær ja eg denti teg sígu ja orsaka eg havi ikki mín termologi ikki upp á pláss her men tað sum tey kalla gendurs eg kann kalla tað gendurs og har koma søgur fram um fólk sum hava til dømis í malta har fleiri hava vent hesum baki har eru lógir gjørdar sum hesar við formansloyvi skal eg loyva at sitera
har verður sagt til innloyðingsvís at orðið omvendisegsiterapi er bannað og tað er bannað síðan í tveytúsu sekstan ella tað finnho nemið og so stendur í følgulógini up á malta har tað er strangt forbott at prøva at endri onnurtrykk ella frárøðu inn persóndn seksuellu orrantatión gentuidentitet ella utrycc fór enn gentarart fordettið kann mann bliva ivirdømt bøtu ellar fengsilstraff sitering enda og sjálvandi skulu vit ikki ganga og og kroysta hvønn annan til handa veg ella handan vegin men finomegni omvendisisterapi altso tað vil siga fólk sum hava livað sum hetta her og siga veirt hvat hetta er ikkitann rætt lístul fyri meg fáa ein kepti trupulleika tíl mann ynskja at banna om vendiscesterapi og ammason tey tey ríða á júst somu bylgju tey ríða á somu bylgju tí har boykottar mann upp á sama máta terapibøkur har mann ynskir at altso har mann ynskir at koma burtur úr hesum lívsstívunum og so hugsar onkrur hvat hvat vil steffan klein poulsen við hesun her og tað tað sum tað botnar í tað er tosa vit um kenslur ella tosa vit um at samleika og tað er eitt evisstríð tí mann sær ymiskt upp á at tað livir mann nakrar kenslur út ella er hetta ein veruligi samleiki er ta nakað sum mann er sum persónur og e góðan morgun føroyar har var eitt umboð fyri lgpt viðhesum orðalistanum har spyr tróndur vatnaðu mær um um ta ikki kemur inflatión í endan listan at eg føli meg sum okkurt ja men so skal so skal tað upp á hendan listan er tað legentimt nokk og so sigur siri eðs hansen at hetta snýr segikki um kenslur hetta snýr seg um sannleika og sannføring og so spyr tróndur er tað ikki kenslur nei so svar hann aftur eg trúgvi ikki at at tú heldur tú hevur eina kenslu at hava tú ert tróndur vattnámmr eg trúgvi at tú følir at tú ert træmdur vatnámmar eg dugi ikki at síggja nakað annað enn kenslur í hesum her eg dugikki at síggja nakað gott argument eg bleiv ella eg bleiv sannførdur um nakað annað enn at lgbt samleikin byggir á kenslur og hetta er ein tað er ein okkara grundleggja grundleggjandi ósemi er atso tosa vit um kenslur ella eta nakað sum mann er fólk ynskja at vit skulu summa inn á hendan mismunin og siga at summi liva soleiðis og tað skulu vit bara góðtaka og vit skulu javnstilla børnini men eg haldi agur isini so ræðla nógv størri maskinarí aftanfyri við lgpt og øðrum og skulu altso ja eg veit ikku m fái mín boðskapur rætt fram men skulu vit bara góðtaka tað fínt øll skulu liva sum tey vilja ella skulu vit sum løgting eisini leiga fólk veitst hvat vit halda hetta er skeivt vit halda hetta er nakrar kenslur sum tú ikki burdi livð uppá ella alt er fínt og og sum eg vísti á einari viðmerking fyrr ynskja vit at byggja lóg m ynskja vit sum nú at byggja lóg á kenslur ella ynskja vit at hava fastar rammar nøk fast standbunkt ein mamma og ein pápa tað siðbundna hjúnabandið sum er nøkur grundleggjandi virði í miðflokkinum h vit vórðu skurd undir at elska tey ella ikki tað ikki ein spurninur um vit ikki elska elgvetiari eg elski tey at øll mín hjarta á hesum menniskjuni men eg haldi bara at hasar kenslurnar eg haldi ikki hetta er tann rætti hvat skal mann siga lívsformurin sum man kann hava her ynskja vit at byggja á fastar rammur ella ynsja vit at byggja á kenslu at nokk so álvarsamt tá vit byrja at byggja lógir á kenslur tí eg haldi at tað kann eg veit ikki hvat tað kann føra til vt vit forseta hesum leiðini og eg veit at hetta er ein barnsils lóg sum ein lítil broyting tar virður soma so ræðliga langt inn men so soma út so síggi eg nakað heilt annað og ja að tað sum eg royndi at bera fram her formaður takk fyri ja takk sor tað viðmerkingar tað fyrsti tað er bjarni kárasum petersen ger so væl takk fyrihara formaður
myki intsessavt alt tað sum steffan klein polsen kemur við um um kynssamleika og so framvegis eg e haldi kanska n rakar eitt sindur við sínnar av tí at akkurát hetta her uppskotið í øllum førum hevur ikki so nógvar kynsligar samleika gera við seksualitet at gera í besta fall øh spurningurin hvørs tað almenna skal fyri at halda seg til hvat fyri kyns samleika tú í dentifisetivu er ein heilt annar spurningur og hann er ikki ordiliga viðkomandi í hesum førunum har næst so má eg rætt upp á steffan klein poulsen tá hann sigur at ansir at í malta ella onkurstaðni hevur mann bannað konvertiónsterape kann becrefta konvertiónsterap er ikki nakað sum riggar tað er ein sótuvísindi tað er ikki nakað sum riggar tað er ikki effektivt tvørturímóti hevur mann vísindaliga kunnað staðfest at tað er beinleiðis skaðiligt fyri teimum sum mann roynir at at umvenda øso eg vilja takk
poulsen frørið ger so væl møguligi raker er eitt sindur
tvl sýnar á men tað sum eg royni at vísa a og í hesin er felagsskapinum sum eg nevni x autlaut har er tað ikki bara tað er eisini samkynd sum er í parturhavs felagsskapinum og tey vísa á ja ommins teropita ljóðar nokk so ógvusligt og nú brúkti bjarni kárasom petersen eitt annað orð men eg royni bara vísa á at vit mugu ja vit mugu viðurkenna at ella eg síggi bara eitt stórt maskinarí aftanfyri so kroystir fólk á eina nokk so farliga lívsleið og og sautlaut vísir á at at hetta við at endri utrykk ella fráver ein persón tes ceksolvrand sjón javisti eg træðin harra formaður men ja takk ja
so vit hava neysturður at viðmerkja teg sigur steinbergi gjørt so væl takk fyri har formaður
ja eg lagi merki til at tað bleiv sagt at eg haldi hetta er skeivt og ati hetta er ikki tann rætti lívsformurin men eg forstóð ikki ordilia het her við seg omvendissiterapiini ella hvatet altso meinar steffan klein poulsen tað at fólk sum eru samkynd skula fara í eitt annað slag av terabi og so eru tað ikki samkynd meir at tað er at bedrakta sum einum onnur sjúkan túl kann blíva lektur av ella hvat er tað sum liggur í tí hatta er akkursum uttan fyri mítt eitt annað eg veit k mín horshont jtak gersovæl stefan klein polse
ja takk harra formaður eg haldi sigur stain berg hjálp mær
bar at rættar kósaaftur tað sum eg vil í eisuni her er at sjálvandi ikki nakað sum skal tvingast yvir fólk íí mælta bleiv tað bara bannað at hasi ein sum ynskir frívilja viðgerð og tað sama visti tú fert ammason og ynskir at keypa eina eina bók veirst hvat eg ynski ikki at liva hendan lívsstíðlin út meir so er tað bannað tú fært ikki tær bøkurnar am ason tú sleppur ikki til slíka viðgerð á malta tí tað er bannað og og takið altso tað er bara vit ikki komin so langt í føroyum taðer ikki støðan vit hava í føroyum men vit siga altíð vit skulu hava tað sama sum onnur lond eg haldi her royst her trýstmá fólk út í nakað at tey sleppa ikki at velja hetta frá í fleiri førum verða tey kroyst inn í hendan lívstrúrind tað er nakað sum eg vil pástanda og so er tað onkurtsa siga me hetaer ein samleiki tað er nakað mann er men eg hugsi at tað er meiru kenslur o t nakað man følir og sum hann livir út takk harra formaður jatakk
sára benta løgur jakobsen ger so væl ja takk fyri har formaður
hvørj nú verður tosað umhetta her omvends terapi ella hvat er eg kenni ikkinógv til tað men eg hugsaði bara at brúka ei metafor at tá ið tú ruddar við hús visti tú fyllir for nógv inn í á ská so fyrr ella seinni eru tað rokað og so brestur hurðin upp og brotnar tað er tað einasta takk fyri hara formaður jatakkstefan
sing ger so væl ja takk harra formaður eg veit gerlga
taka eg skal siga til hasa viðmerkingina eg viðurkenni at tað eru fólk sum sum hava ymiskar kenslur eg seti bara spurning við um vit kunnu gera tað til ein samleika og siga at mann er so ella er tað nakað mann følir tí vit síggja at er ein ein bylgja av í europa ein bylgja av eks-elgubitearum sum venda hesum lívsstílinum baki men men tá ið mann sum í malta ynskjar banna tíð jamen so vendir myndin knappliga á høvdinum takka formaður

altso vit kunnu sikkurt eisini seta spurningin er tað kenslur ella er tað fornuft at mann er sannførd fólkafloksfólk ella sannfólk miðflokkafólk ella tjóðveldsfólk ella javnaðarfólk altso eg trúgvi at grundleggjandi kunnu vit spyrja hvussu nógvar kenslurnar at siga ghvussu nógvir rationalitetir í øgiliga nógvum tað tað tað trúgvi eg men eg haldi eitt sindur søskuná okkum tann dag at vit sletti ikki brúka kenslurnar tá ið vit smíða lógur altso øll okkara almannalóggáva vis hon var altso í mínum høvdi er rationalitetir og og kenslur tað eru tvær sýra somu søk kenslurnar skul iki taka yvir hond men men tað skal rationaliteturin heldur ikki altso altso tað má vera tað má bæði vera fornuft og kenslur og og tí kundi eg hugsað mær at spurt um altso hetta snýr seg um nøkur børn sum liva í t í føroyska samfelagnum og teirra foreldur skuldi hava hesi rættindini ella skulda ikki ja takk
fimm prosent takka formaður nú segði eg
bjørt samuelsen hetta og tað byr han nokk soma inn hetta her snýr seg um børnini ja tað ger tað og har hevur biljustinussen havt eina góða røðu um at vit í samgonguni arbeiða tí málinum eg havi kanska ein øðrvísi boðskapur her har veg summa longur út og sjálvandi vit hava øll kenslur vit brúka okkara kenslur her úter men alt so rera stóra munur á at byggja á kenslur ella at byggja á lógur á fast standspunkt at vissu vit fara at byggja á kenslur á kensluri tað eg eg trúgvi bar at tað leigir okkum í nakað sum so ongan enda far eg haldi hetta er bara byrjan upp á nakað sum sum kann blíva nakað heilt annað og tað fær ongan enda at visu allar tíðinar skulu smíða lógir eftir tí sum vit menniskju føla tað er tað sum royni bera fram takk harra formaður ja
so er teðin viðmerking frá ruttvang ger so væl takk fyri ja eg eg veit ikki orlia um eg fylgi
ke røðarin í tí tí sum hann sigur men men eg haldi nakað av tí sum hevur verið ført fram eisini í sambandi við hjúnabangsslógina tað var hetta her at æntin fer tað at vera lov at vera nú ska eg vara meg hvat fy orð eg velji men altso konservativur anti lgbt ella fer tað at vera lov at vera pro lgpt altso hetta her við at mann sær ikki fyri sær at báðir partar kunnu liva í sama samfelag upp á einmatta fylgigott røðaranum tí eg síggi eisini nakrar kreftir sum vilja avmarka talufrælsið hjá øðrum sum er kanska próðlgpt men vilja avmarka talufrælsið hjá teimum sum eru ímóti tað er ikki eitt frælst samfelag og onkursvegna mátað vera pláss fyri øllum ogja takk ger so væl stefan klein polsen
ja og tað er eisini tað sum eg meira til minni royni at
lýsaer at vit tosa um ein minniluta í føroyum men til dømis í malta aðrastaðni har mann sigur at mann er komin nógv longri og tað er ymiskt hvussu vit síggja upp á tað hvat er at koma longri vit verða skurdur at vera konservativur og ikki vilja koma víðari í lívinum men har hava lgbt og onnur fingið so mikið fætt í at mann fær fleiri fólk inni hendan lívsstílin og tú gert tað verri at koma út aftur vist tú ynskir tað og eg haldi eg haldi athetta er nokk so álvarsamt og viktigt at røða viðvíkja hesin tosaði tú um ein altso eg sigi samleiki eg eri mann etta her ella følir mann eftar skul vit byggja á kenslurnar ella ikki takk harra formaður jatakk so er ta billjustinussen
sum fær viðmerkin ger so væl takk fyri harra formaður eg haldi steffan klein poulsen
p olsen var djarvur at fara inn á hetta øki tí at tað er ótrúliga trupulgt at seta orð á nógv av hasum tingunum sum hann viðger í hasari røðuni men tað er eingin ivi um at mann sær at at umhvørvið ávirkar øgiliga sterkt og vit síggja eisini tað at tað at tað skiftir ímillum altso at til dømis fólk sum eru tað sum tey nevna er hinskynd fáa børn og sovíðari so blíva tey samkynd so ganga nøkur ár se tey aftur hinskynd so er tað kanska aftur samkynd tað skiftir ímillum og at har sum milliøini eru har dregur tað til og fleiri og fleiri blíva tað ella tað ella tað altso tað er eingin ivi um atvisu politiska skipanin ongar fastar grundvøllur hevur og og og sigur ja torir at siga um nakað er rætt ja takk ger sovæl steffan
posin ja tað er júst tað
hvat og hvat umhvørvi seta vit so upp eg havi eg havi tað ikki beint her men minnist meg hava lisið at í englandi har undraði mann seg yvir í sambandi við kynsskifti at nú vildi knappligani tíggju fernar so nógv ella hundrað ferðirnar so nógvar gentur skifta kyn hvussu ber tað til at mann altso er tað tí tær eru siga er tað tí tær eru dreingir ella er tað tí at tær knappliga føla nakað og hvar hvar kemur tað frá hvussu ber tað til at hetta talu vaks o nógv tí haldi er eisini en diskutiónir um um ehetta nakað má framburuorkerar í fólki ella eru fólk hetta eg var kanska ikki so ræðuliga greiðir í mína røðu ag hetta koma í síðstu løtu men eg haldi hetta er nokk so vektiguðing takk hara formaður
ger so væl takk fyri ræðar formaður
eg havi ikki so egiliga nógv at leggja afturat men tá ið mann hugsar um tað bleiv sagt hettaher við at hetta snýr seg um ein minniluta visti mann hugsar um ein av teimum súlunum sum man kann siga er í fólkaræðinum so er tað nettupp tað at mann setir eina verju rundan um minnilutar og visti nakað sum sum løgtingið skal kanska taka serliga hond um so er tað at vera røddin hjá teimum sum eru teir smáu bólkarnar sum sum mann onkursvegna skal tryggja at teir fáa javnbjóðs rættindir sum øll onnur og tí kann mann siga at hetta her uppskotið er fult í tráð við okra fólkaræði við at mann verjir minnilutar men tað sum pá einana máta sjokera meg eitt sindur tað er tað t nú tá ið dagurin afnar so kemur mann kanska inn til kjarnina í hesum málinum hvørfalli fyri nøkur tí at nú beginna mann at siga nú er tað ikki teknikkur og hetta koma at finna útav upá ein annan máta ella jú kanska tey skuldu fingið nøkur javnrættindir men tað mágu bara ikki vera í hesari lógini men nei nú er ta ikki tað nú beginni mann at siga nei hetta er ein skeivur lívsstílur og hetta er kanska nakað mann kann koma burturúr kanska eru okur komin ordiliga til har sum mann kann siga ideologiirnar møtast ella hálningarnar ella menniskjuáskoðanum er ymisk og mann hevur brúkt orku upp á at siga at mann kann fara í terapi fyri at koma burturúr sínum samkyndleika tað havi eg so ongantíð táy níggju tíggju árini havi verið er hoyrt nakraðn t siga fyrr tað er púrasta nýtt at tað verður tikið upp á tingi er ta ikki ein sor miðaldarligur máti at hugsa uppá tað tað hevði eg hildið altso hatta liggur mær so fjart at eg eri líka væl svíma fyri at siga tað pent eg haldi ikki at okur kunna snakka um um um menniskjur sum liva sum samkynd tí tað er teirra samleiki sum nakað tey bara skula fara líka við at siga lesa eina sjálv hjálparbók sum komu tey burtur úr tí ella fara skeið eg havi ikki hoyrt nakað líknandi í øll hesi árini eg avi verið her og tað má eg bara ávara ímóti at eg hopi ikki at at tað er har at har er skokturin trykkur at mann hevur so ilt av at nøkur menniskjur liva liva upp á ein øðrvísi máta enn mann sjálvur at mann faktisk heldur at at tað er sjúkt altso tað er nakað tey skulu hava hjálp fyri og so kundu blíva lakt og soer alt gott takk fyri tað vil ikki hálpa steffan klein poulsen
sum fær eina viðmerking ja eg veit iki um siro sberg
hevur misskilt mína røðu harra formaður tað ljóðar soleiðis tað sum eg kanska ikki far nóg greiður lýsir bara at tað er ein møguleiki at fáa hjálp vistumann ynskir tað tí er fólk sum frívilja fara inn og siga veirt hvat eg ynski ikki at liva up á hendan máta hvussu sleppur burtur úr hesum her so má mann seta spurningin hvussu ber tað til at er ein stórur felagsskapur í europa xavlaut tykum sjálv fór t leita tað av x lgptarum sum hava søkt sær hjálp og tey vísa so á til dømis ímælta har eru lógur sum vilja forða slíkum viðgerðum eg fari ikki persónligat tvinga nakrar tað var ikki tað var ikki tað sum eg vild í mína røð eg fari ikki at tvinga nakran lgebdarar ella samkyndan ella hvar fyri sandføring fólk hava til nakrar terapi vissi onkur ynskir tað frívilja so fari eg ikki at banna tí fær upp á ongan máta at banna nøkrum eina slíka terapi tað kann vera aðrar sum kanska eru fara for langt men ein slíka terapi fari eg ikki at bannaso er tað siristenmberg
takk fyri
t harra formaður ja at tað skal vera møguleiki at fáa hjálp vissu fólk vilja burturúr og tað skal vera frívilig hjálp altso okur kunnu eisini ja eg vet k hvatsk vat siga í ordligan til tað altso møguleiki fyri at fáa hjálp fyri at koma burtur úr rsínum samkynduleika har sigur mann eisinihat tað er skeivt at tað er eitannað sum mann eigur at koma burturúr at tað hetta er ikki s rættur máti at liva uppá eg vili heldur veldur heldur sagt at okur sulu heldur hava geva møguleikan fyri at hjálpa her inni við at samtykkja til dømis hettar uppskotið soleiðis at tað ikki verður alla tíðina sagt at tað evur skeivur máti tú ligir uppá men heldur góðtaka tað og so lata tað fólk hava tey rættindir sum tey hava uppiborið í einum samfelag sum í føroyum eg haldi ikki okur kunna vera kent við í ár tjúgu tjúgu at sosendu snakkað um at senda fólk til til ímykikatet eitt annað skeið takk ingilín
birikkja strøm fær orðið ger so væl
takk fyri ja eg haldi at ein spurningur sum er øgiliga áhugaverdur at stilla øðrum hinskyndum fólki tað er nær valdi tú at blíva hinskynd ella nær valdi tú at blíva hinskyndur tey allarflestu vita sjórliga hvat vit skulu svara upp á tann spurningin nemliga tí mann ikki ordiliga hevur tikið eitt aktivt val tað er bara nakað sum mann er og tað sama ger seg galdandi fyri samkynd vit hava ymiskar familjur í føroyum í dag tá tað kemur til tær familjurnar har tvey av sama kyni fáa eitt barn so eru tey ymiskt stillaði fyri barnsskipanini tað er tað sum hetta uppskotið handlar um at javnseta tað er ein roynd at javnseta tey børnini og foreldrini í barnagsskipanini tí hetta tí at tí at mismunurin kann hava avleiðingar bæði fyri børnini og fyri foreldrini mann kann ikki skilja tey bæði at tað var egentliga bara tað sum hon vildi siga annars so vil eg vóna at hetta her fær eina góða viðgerð og visti tað virkliga er soleiðis at stórir partar av samgonguni sum hevur verið ført fram í dag ikki vilja hava at hesin mismunurin verður í barnaskipanini og á foreldrarættarliga økinum so vóni eg mann gera tær broytingarnar sum mann ynskir soleiðis at tingfólk kunnu taka undir við at vit ikki elva til mismun í tóm teimum lógunum sum vit viðtaka her í løgtinginum takk fyri harra formaður ja so var tað nakrast viðmerki
pikkarsteffan klein poulsen ger su væl ja eg leiti mær at seta
purningur við um tað er nakað mann er ella nakað mann følir serliga tá eg fann hendan felagsskapin sum eitur æsatlaud og vit hava hundrað tals x lgptari við í hesum se siga veist hvat hatta var ikki nakað sum eg vildi skuli skuldu tey so onga hava røytt tað ogsulit barat siga ja men hasi fólkini finnast ikki heldur ingilín ditiestrøm at hesi fólkini ikki finnast ella skulu vit eisini hava tey við í í orðaskiftinum við í í veruleikanum takkharar formaður jag ingilín strøm ger su væl
nú tá steffan
klein poulsen sum gjarna vil tosa um henda felagsskapin sum veitir eða eg veit ikki hvat eg skal kalla tað men ja so tá mann fer inn á heimasíðuna so stendur tað nemliga at hetta snýr seg um fólk sum gjarna vilja sleppa burtur frá einum óynkstum samleika sum tey hava tað tað tað stendur so ja tað er nakað sum hann er tað er ikki nakað sum hann velur og eg rokni við at vit fólk hundu valt øðrvísi so tey gjørt tað tí eg rokni ikki við at tað er lætt at skula standa til svars til dømis fyri tær átalurnar sum koma úr miðflokkinum til samkin takk fyri beinta lovið tíðsvøld
tak fyrihara formaður eg undrist bara eitt sindur á
tá at mann nú fer at tosa um rættini hjá sokallaðum x-elgybetaarum tá mann ikki vil tosa um rættindini hjá fólki sum bara vilja hava frið til at liva tað lívið sum tey hava men so kann eg eisini uivaupplýsa tað at nú herður tosað um hett her við um tað er ovt val at vera samkyntur ella hinskyndir at vera samkyttur tað krevur dirvi tað er ikki nógv fólk her inni sum hava tað dirvileter til men summi eru tó tað vit hava takk fyri
viðmerkingina eg haldi at hon kann gott standa á ein
sirið stenberg

taka øgiliga gott tá en begentios er at nær valdi mann at blíva hinskyndur hetta her við at mann hevur ein sovornan fatan av at mann kann velja sín samleika heldur enn at góðtaka at ein samleiki er nakað sum mann hevur og tað er tann allir tann identiteturin sum mann hevur tí rakar tað sjálvandi øgiliga hart tá ið mann følir at tað kanska eru partar av løgtinginum sum ikki góðtaka tann samleikan men nú hava okur hvussur eitt eitt gylt høvi til at rætta upp upp á nakað kann mann siga á fortíðini og fáa javnsett samkynd foreldur í barsalsskipanini tað er tað er tann møguleikin sum er nú tað koma nokk aðrar møguleikar at samtykkja onnur ting men tað er nú løgtingi og tann møguleikan og tað hopi eg bara okur standa samanum ingilín stram gersuvæl
ja vit kunnu øllum førarum viðurkenna tað
at í føroyum hava vit samkynd foreldur sum eru einsgóð foreldur sum øll onnur foreldur og tað kunnu vit eitt nú viðurkenna við at geva teimum rættindi í barsilslógini og so kunnu vit halda hava ta sannføringina sum vit halda og hon far kanska at broytast gjøgnum ár hvat vit halda um tað men tað skal ikki vera tað sum er avgerandi fyri um nakrir bólkar í samfelagnum fáa nøkur rættindi ella ikki tí sum rutt vang eisini varð inni á so kunnu vit saktans liva saman hóast vit eru ósamd men vit kunnu ikki lóggeva verri rættindir til tey sum vit halda eru minni verd enn vit sjálvi so er tað bjørs
samuelsen takk fyri
ja altso um tað eru kenslur sum gera av at mann er samkyndir ella um tað er væl mann tekur ella um tað er nakað mann er føddur s um eg havi hug at siga eitt sindur er tað so avgerandi tí fakta er jú at vit hava samkynda familju og fakta er at vit sum arbeiða fyri í hesum ymiskum lógaruppskotunum sum snúgvast um tað arbeiða bara fyri at tær tær samfelagsbólkar sum eru teir borgarar sum eru hava rættindi sum eru á jónumstøði við allar aðrar borgarar og at tey føla seg sum inkluderað innkluderaði í samfelagið og í alla lógarskipanina sum regulerar hvønn tíma í okkara gerandisdagi altso veruleikanum er tað nokk so einfalt og tað er nokk so ofta tá ið mann arbeiðir fyri onkrum sum hevur minnilutar at gera so koma øll møguligi undarligir argumentir á banan sum snúgva seg um at mán tekur grundarlagið undan eina einum norðmin men hvat er normurin normurin er eisini tann við geran til og normurin í dag er at samkynd eru okkara millum og teirra børn eru eisini her takk fyriingilín strøm ger so væl
ja takk fyri viðmerkingina tað er nemniga ikki
avgerandi um tað er væl ella ikki men eg haldi at tað er fyri meg øgiliga týdningarmikið at staðfesta at eg eri av teirri sannføring at tað ikki er eitt væl tí so trúgvi eg inniliga at tað eru nógv sum høvdu valt tað frá tá i mann veit hvat fyr konsekvensir tað hevur fyri børn síni børn fyri fólkini rundanum ein tó at tað hevur kanska størri konsekvensir at fornokta at mann er samkyndur ella at mann er ynskendur ella hvat mann skuldi vera at vera hinskyndur kanska ikki nakað sum mann nakrantíð er for noktað og annars so vil eg eisini bara vera ja eini í tí at hetta her snýr seg um nøkur rættindi sum vit skulu geva nøkur borgarum og tað er tað er har vit eru ja so fær steffan

meni eg haldi ikki eg segði at hetta er nkað at lívstílin er nakað mann velur nei allarhest ykki tað kunn vera samd um men tað eru nøkur sum velja og ynskja at sleppa burt úr tí ja tað mugu eg bara siga ja til onkur ella um onkur annara sannførd meg um visu tað ikki passar pp við við øðrum keldum og og okkara avgerðir tær ávirka hesa gongdina tað er ivivístur um avgerðirnar sum vit taka her í løgtinginum og aðrastaðnis samfinum tað ávirkar gongdina vil halda fast í dsibundna ella ynskja vit frá handanvegin tí vit síggja heso útsløgini í til dømis englandið har knappliga hundrað tals ella túsundtals gentur um møgulia eistir dreingir ynskja at vera tað mótsatta kynið ella verða samkynd og hvør e orsøkin til tað tað er tað er ein realitetur vit mugu fyrihalda okkum til um vit so skulu lóggeva teimum rættindi ella ikki tað er tað er so diskussiónin í dag men eg haldi bara hetta er ein rættiliga umráðandi vinkul at hava við við kjakið takk hara formaður ja so er ta hervør polsteittir farin at vi
takk fyri
eg trúgvi faktiskt ikki at tað eru fleiri lgbt-persónar til í dag enn tað hava verið ígjøgnum tíðirnar munurin er bara tað at heimurin generelt sjálvt um vit mangla nógv fetast á leiðini er blivið nógv tolerantari fyri at vit øll eru ymisk og tí er tað lættari at koma úr skápinum og alment standa fram sum samkyndir ella tvørkyndir ella hvat tað skuldi verið men samkynd og heliptiar hava altíð verið til tað er ikki at nýtt fyribrigda og tað var til í øllum londum í heiminum men vit hava gjørt nakrar broytingar í samfelagnum sum gera at tað er lættari at standa fram sjálvt um tað enn er eitt øgiliga øgiliga ringt val at taka at koma alment út við tí tað hevur so nógva sigmatisering harafturat vil eg eisini haldi eitt sindur harmiligt at mann velja at taka

eg dugi ikki at svara uppá her nú um tað eru fleiri í dag ella ver fyri hundrað árum tríani tað er eg veit tað ikki um tað er til at finna út av og er eru samd við herviri at tað er nokk lættari at standa fram í dag men men eg vil pástavanda at at vit sum samfelag ávirka fólkið vit ella vit sum lóggevandi vald og og á øllum møguligum postum vit ávirka fólkið at fara eina gong ella handaveg og ja tað er kska eg veit ikki vit samøgium vi hugsa um børnini o hvussu ber til at børn sum fimm seks sjey ára gomul ynskja at broyta kyn er tað nakað sum vav sæ fyri tvey hundrað árum síðani tað veit ikki tað tað er e ikki so sikkur uppá um mann hevur sæð slíkar gngdir tá takk harra formaður
ger so væl takkfyrat formaður t er
eg eri púra samdur við steffan klein polsen at tað eru øgiliga áhugavert at tosa um kynsamleika og seksualitet og hvat er tað sum drívur okkum er tað ginetiskt illa eru vit høitt úrslit av okkara umhvørvi tað er ordiliga spennandi og og relevant at tosa um u vit líkaveg vit skuldu havt eitt eðgalograskifti um kyn og seksualitetin í tinginum men akkurát hetta her uppskotið fyri heldur seg ikki so ræðuliga nógv til kynssamleika tað snýr seg um at fólk sum eru av homusseksuelarar og rjantering samkynd foreldur verða javnstillaði og teirra børn verða javnstillaði tá ið tað viðvík í bartisskipanina og egentiliga lítið og annað eg veit væl at steffan klein poulsen hevur hann trongdlar a tosa um tað yvirskipaða men men eg haldi t hnnburdi kanska fyri at hála tað eitt sindur inn á bannan aftur fyri hildu seg til málið sum tað fyriliggur takkfyri formaður steffan klein poulsen
ja har fór mær vitandi
tá tað sær mann ikki kunna prógva at tað er genetiskt tí mann hevur ferð eftir ferð gjørt testir við tvíburum og mann dugir ikki at finna út hví har í teimum førum har tann einur blívur samkyndur og hin ikki blívur hví hví hendir tað tá er tað so ikki genetiskt ja kanska eg kundi suma meira inn saman við andstøðuni men eg valdi so suma eitt sindur út og eg haldi bilju stinussen hevði eina framdur skrarandi røðu vegna miðflokkin takkar for mær ja so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið
orðaskiftið er endað og hetta málið verður beint í vinnunøvndina vit ja tað so vit fara tað er tað er liðin at køta kvaldi men eg haldi vit vit halda fram allíkavæl tað er soleiðis at vit fara at viðgera nú tvey mál undir einum tað er løgtingsvál nummar fimmogfjøruti og løgsmál nummar seksogfjøruti tað er bæði uppskot hjá landsstýrismanninum í fíggjarmálum tað er uppskot løkslagn broytinga løkslagn um setingatannað er skattliga javnseingan persónur við framskundaðar persóni fyri persón og hitt er fylgibroyting orsakað av broyting í almannalóggávui bæði hesi málirnir verða beind í fíggjarnevnigskuldu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað jakum mikkelsen sum fær orði so er tað aksel vilhelmson johannesen fyri javnaðarflokkin magnus rasmussen fyri sambandið kristina háfoss fyri tjóðveldi fyrst fær jákup mikkelsen orðið ger so væltað er uppskotið er at
tá ið pensjónsnýskipanin varð gjøgnumførd og kom í gildi fyrsta januar í tvey túsundog tjúgu so er eitt nýtt pensjónslag komið í eyga sum eitur framskundað pensjón og sum stendur í almanna pensjónlóggávum endamálið við at seta hesa framskundaða pensónina var at ein persónur sum er niðurslitin og sum nærkast pensjónsaldri tavilsiga yvir fýraogtrýss ár skal fáa eitt sindur skjótari málsviðgerð enn tað sum er vanligt í fyritíðarpensónsmálum men ein manglandi konsekvensbroyting í ásetingarlógina hevur við sær at ein persónur við framskundari persón hevur lægri inntøku eftir skatk og gjøld enn ein fyritígarpensjonistur og síðani er eisini neyðugt við nøkrum tekniskum broytingum og endamálið við uppskotinum er sostatt at skattliga javnseta persónar sum fáa framskundaðar pensjón fyri við fyritíðarpensjonistur so tað er líka sum tað sum liggur í hasum málinum og tað seinna málið harra formaður tað er eitt mál sum er mann kann siga í familju við hetta tað er uppskotið sum nfaktiskt um at lutvíst at dagføra skattalóggávuna soleiðis at skattalógin eisini eftir orsskifti vísir røttu ásetingarnar í almannalóggávuni yvir veitingar sum eru frítiknar fyri skattið lutvíst at fáa eina formliga heimild fyri at kfrítøkuveitingar eftir grein eitt stykki tvey tavilseg gjald til vistarhald og klæði til barn og svíðari og grein eitt stykki trý lummapengar til barnið í kunngerð til um samsýnig til fosturfeldu fyri skatt so hetta eru nakrar gigbroytingar í sambandi við ta pensjónslóggávu sum er samtykt r skuldi ikki verið nógv beiní roynt politiskt og nei tað verður sjálvandi viðgjørt í fíggjarnevndini og vit fara t innkalla landsstýrismannin í hesum málinum og eg vænti at tað verður full semja um hetta málið takk fyri sejhannesen fær orðið
ger so væl ja takk fyri harra formaður
metil viggerðar er tvey uppskot frá landstýrismannum í fíggjarmálum jørgun niclasen um at gera nakrar um ma kalla tað fyri konsekvensbroytingar í skattalógini í sambandi við mann hevur gjørt aðrar broytingar í almanna lóggávu tað fyrra uppskotið tað snýr seg um ati at í sambandi við pensjónsnýrsskipanina samtykt løgtingið aftur í tvey túsund og átjan sum kom í gildi fyrsta januar tvey túsund og tjúgu so samtykti mann at fólk sum vóru niðurslitir kundu fáa framskundaða fólkapensjón tavil siga te kundu fara frá longu sum fýraogtrýss ára gomul í staðin fyri sæ sjeyogtrýss ára gomul og í viðmerkingum sigur mann at tey skuldu fáa somu til viðmerkinar til tað uppskotið segði mannat mann kuldi fáa ta somu treytirnar sum fyritíðarpensnistar men tað er soleiðis at fyritea pensjnistar fáa ei stóran part av sínari fyriteapensjón sum skattafrítt tían sktveiting partvíst og tí tiðlaga mann nú skattalógina soleiðis at tey sum fara í framskundaðr fólkapensjón eisini fáa eina skattafría veiting sum svara til tað sum fyriteypsnistarnir fáa og tað er ein broyting sum javnaðarflokkurin fer at taka undir við fíggjarnevndini og geva eina góða viðgerð men tað sum kanska fær meg at fegnast eitt sindur um um hetta uppskotið her og kanska eisini taðsum mann sær í fíggjarlógini nú tað er at tað ljóðar jú væl at mann í pensjónsnýskipanini skuldi hava ein fleksiplan fráfarualdur ela pensjónsaldur har mann bæði kundi útseta fólkapensjónina um mann kundi framskundað fólkapensjónina tað ljóðar væl og tað er var gjørt í góðari meining men so er spurninurin hvussu fórtað at virka í praksis men har sær mann í tølunum í fíggjarlógini tað rætiliga nógv lutfalsliga nógv sum har útsæð fólkapensjónina og eisini fleiri sum hava fingið framskundað fólkapensjón so tað er at fegnast um at tað riggar tí tað r eingin ivi um tað er nøkur sum hava møguleikar til at arbeiða longri enn sjeyogtrýss ár og tað er onnur sum eru niðurslitin og hava tørv á sleppa pensjón áðrenn ty var sjeyogtrýss ár hevur so sagt í viðmerkingunum at hetta er t samanlíkna við fyritíðar pensjón tað er rætt tá tað kemur til til ta fíggjarliga men tað er nógv lættari at fáa framskundað fólkapensjón enn at fáa fyritíðar pensjón tá skalt eina fyritíðar pensjón so skalt tú ikki nokk bara frá kommunulæknarir tú sendir til serlæknan sum skalt kanna tg úr ja odda eyg næstan og to skalt hava niður set tar førleikaru ávíst prosent fyri at fáa fyritíðar pensjón og ofta tekur ta langa tíð man hen ofta hoyrt fá fólki tað teg kanska eí tvey ár áðrennmanheurhøvur farað eina endaliga niðurstøðu at man seppr frá fyritíðar pensjón her er tað bara nokk ein kommunulæknin sigur at viðkomandi niðurslitin tí kanta ganga nokk so skjótt at fáa hesa skipanina og at tað virkar í praksis er eisini at fegnast um hitta uppskotið tað er eisini ein la tað er ein beileigs konsenbroyting av at nakrar veitingar eftir forsagarlógini hava verið skattafríar tær eru nú avtiknar í forsagarlógini tí vit hava finguð lóg umum almennar trygd og tænastur har ið er so tær veitingarnar í dag men fyri at skattalógin vísir til rættið lóg sum broytir má skattalógina solaðs hað ho framyvir ikki vísir til forsagarlógina men vísir til lóg um almenna trygd og tænastur so har er eingin broyting og tað er sjótandi eisini nakað sum javnaðarflokkurn fer at taka undir við takk fyriharra formaður ja takk fyri so er tað magnus rasmussen
for orðið ger so gá
ja takk fyri ja harra formaður hetta eru tvey uppskot sum nú verða viðgjørd lógaruppskot sum verða viðgjørd undir einum og nú hava baði jákum mikkelsen og akselve johannesen verður væl in j á hesum her og og tað er eingin grund fyri at fara at endurtaka tað alt tað er hetta her við tí framskundaðar pensjónini og tað er soleiðisnar at tá ið mann ger vit kundu kalla tað nýskipanir ella reformar so so kann tað ávirka nøkur ting sum mann kanska ikki leggur merki til beint tá og tað er tað mann eg líkasum eg funni útav at í hesum her stóra lógarkompleksinum her her var okkurt sum manglaði og og sum tann politiska ætlanin var so fær mann ikki mansigur hildið tað visti mann ikki ger hesar broytingarnar og tað er tað sum nú landsstýrismaðurinog fíggjarmálin kemur niðan við her soleiðisnar at hetta kann fáast á rætt kjøl tí tað politiska endamálið við framskundaðar pensjón var at veiting og treytir annars skuldi vera tær somu sum við fyritiar pensjón tað var ætlanin og av tí at ikki mann sigur passar inni í lógini so kemur nú landsstýrismaðurin við einari lógarbroyting soleiðisnar at hetta kann verða uppfylt so tað er hetta er bara kanska eitt dømi um at tá ið mann hevur við stór lógarverk at gera sum er eit sindur kompleks so kann okkurt mangla og so tekur mann líkasum aftur í tað og finnur út av tí tað er ikki nakar innvikla uppskot haldi eg og tað seinna sum handlar um fylgibroyting orsakað av broytingum í almannalóggávuni tað varð jú nevnt at vit hava nú vit fara at broyta nú fyrsta januar forsorgarlógina til eina aðra lóg sum eitur lóg um almannatrygd og tænastur og so má mann sjálvandi broyta kanska okkurt heitið og so víðari til tað sum mann ger men so er tað tað at sum er hetta her við samsýning til fosturforeldur og eitstinm eittu gjald til vistarhald og klæði til barnið og lummarpengar til barnið tað her verið soleiðisnar at hetta her samsýning til fostur foreldur tað er skattskyldigt meðan hini hava verið ikki skattskilda hetta her við vistarhald og klæði til barnið og lummarpengar men hetta verður væl regulerað í einari kunngerð úg hugdi nemliga í kunngerðina tað stendur jú heilt nágreinað um upphæddur og alt og vist tað eru eittbærn ella fleiri børn og um aldur men mann hevur ikki kanska havt lógarheimildina í ordan men hetta er ein gomul siðvenja so nú tá ið mann hevur hetta til viðgerðar so ger mann tað samstundis at mann líkasum konkretiserar tað soleiðisnar at kunngerðin har einki ivast í hevur heimild í einari løgtingslóg so hetta er ikki innviklaði mál haldi eg sjálvur og sum eg hoyrdi bæði jáku mikkelsen og aksel ve johannesen siga so kundi eg ímynda mær saman við teimum at hetta bleivr ikki nakrar ósemjur um tað men vit sjálvandi fara at viðgerheta málið og fáa landsstýrismannin til hoyring visti tað skuldi verið onkrir spurningar ella okkurt sum við tá ið vit fara at nærlesa hetta her og viðgera tað kunnu koma til men sum tað sær út fyri mær so er hetta rættiliga greitt og eg síggi fyri mær at fíggjarnevndin fer at vera rættiliga samd um hetta her takk fyri ja so er tað kristina háfoss sum fær orðið
ger so væl
ja takk fyri ja vit viðgera so tveyskattauppskot frá landsstýrismannu m fíggjarmálum eitt í ásetingarlógini og eitt í oskatta lógini og sum undanfarnuframsøgufólk eisini at vísta á so snýr hetta seg í stóran mun um konsekvensbroytingarvil siga skiltuppskotini rætt mann kann siga at tað er avleiðingar eghvørfar av tveimum rættiliga stórum lógarpakkum sum er farin ígjøgnum tað fyrsta er viðvíkjandi pensjónsnumsskipanini sum bleiv samtykt í undanfarna samgongu og tann næsta er sum ein avleiðingar av tí so kallaða vælferðarpakkanum sum aftur innihelt eina rúgva av dagførdar lóggávu á almanna økinum sum eisini var eitt stórt framstig og sum hevur arbeitt við øgiliga nógv ár og bæði tvey øgiliga gleðilig mál sum komu ígjøgnum øhhyggja vit eftirkonsekvensbroytingum í samband við pensjónsnýsskipanina so verður jú víst til serliga hetta við at mann er funnið út av eftirfylgjandi at møguleikin at framskunda pensjónina tað vil siga at fáa pensjónina útgolina áðrenn mann røkkur pensjónsaldur har verður mann skattaður øðrvísi enn mann ætlaði endamálið ja har vóru fleiri endamál við pensjónsnýrsskipanini men eitt ein liður í tí var millum annað tað at gera pensjónsskipanina soleiðis sum tóku meira útgangsstøði í tí einstaka umframt at vit eisini vildu hækka pensjónina á munani hjá teimum sum ikki høvdu annað at liva av enn tí fólkapensjónuna og sambandsfassa so vildu vit eisini gera tað meira faktiskt ein meir smidligan pensjónsaldur soleiðis at vil tú halda áfram við at arbeiða ætna pensjónsaldur so kundi o velja at útskjóta pensjónina og afturfyri fyri hvønn mánað tú ikki velur at fáa pensónina út so fært tú eina hægri fólkapensjón útgomna tá tú røktur pensjónsaldrið hinvegin hevur tú tørv á tí tú vegna slita á arbeiðsmarknaðinum ella av øðrum orsøkum í læknin kann ávísa at fáa pensjónum áðrenn so kanst tú velja framskundaðar pensjón vit tosaðu leingi um tá vit arbeiða pensóskipanina hvussu skuldu vit so áseta hetta við framskundaapensjón og valdu tá at siga at framskundapensjón hevði somu upphædd sum fyritíðarpensjón fyri at gera skipanina so einfaldað sum møguligt og har er tað so vís at tann skattligi parturin av tí ikki hevur fylgt við og tað er gott at landsstýrið komið við tí partinum og tað taka vit í tjóðveldi sjálvandi fult undir við annars so hin broytingin snýr seg nokk so nógv um hetta við broytingunum í almannanlóggávuni og eisini at mann vil tryggja sær at tann mátin mann hevur umsitið ávísa veitingar til fossuforeldur at tað verður ásett til lóg heldur enn í kunngerð men sum skilst ir hetta nakað sum hevur umsitið soleiðis áðrenn so tvey lógaruppskot eg sjálvandi taka undir við men eg væntai at landssýrismaðurin kemur í fíggjarnevndina kann greiða nærri frá tað sum eg kanska undraði meg eitt sindur tí at sjálvandi t onkur av hesum broytingunum millum annað at tá tú ert farin um hesi her sjeyogtrýss árini ein frádráttur sum mann framhaldandi fær verður tikin burtur tí hann var ikki ætlaður at forseta heldur so stendur bara fíggjarligar avleiðingar at uppskotið hevur ikki ótilætlaðar fíggjarligar avleiðingar men annars ver ikki sagt meir um tað eg veit ikk um nakrantíð skrivað upp á hendan mátan øh men hvat merkir tað í veruleikanum eg hugsi at tað er nakað lansstýrismaður kanngreiða frá at hann kemur í fíggjarnevndina soleiðis at vit tryggja at tá ið tað kemur aftur til tatkvøðugreiðslu her á løgtingi at tá eg málið so væl upplýst sum møgligt takk fyri ja tað eru ikki fleiri sum hava
ha biðið um orðið orðaskiftið er endað og hesi bæði málini løgtismál nummar fimmogfjøruti og løgtsmál nummar seksogfjøruti verða beind í fíggjarnevndina síðani koma vit tað síðsta málið sum er á skránni í dag tað er løgtingsmál nummar sjeyogfjøruti tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um ferðslu og tað eru ymiskar broytingar har vit skulu biðja um framsøgufólk tað verður hennrik old sum fær orðið fyrst annars hava siristenberg og ruttvang eisini melda til so fær henrika old orðið gerso vælformaður tað er
altso hetta hetta verað eini gomul diskussión um hvat skal mann hava atgongd til í sambandi við akførdsskránna øh her eru so gjørdur nakrar broytingar og her skal skrásetast munandi meira er mannr upplivað fyrr og tí skiljir mann væl at fólkaflokkurin eru tómir og hevur runnið av deyr og osloppið sær avstað tí at er tað nakað sum teir hava kritiserað okum fyrri tað er visti mann hevur havt að tenn dens til at skráseta eitt annað so hevur tað jú verið eldur í nú nú skal mann skráseta so tað stendur eftir her her sleppur eingin undan at verða skrásett sjálvt bústaðir nummar a húsum og hvat songmann svevur í og alt alt sum hugsast kann skal skrásetast nú eg roknaði hir eftir

atgongd til elektroniskar upplýsingar í akførsskránni kann latast hesin almennum myndugleikum løgreglan takx fútin umhvørvisstovan føroyarættir

endurnýkjarnar kjalla í erf og kommunu

atgond til elektroniskar upplýsingar um navn og bústað hjá eigarum og brúkaran ár akførum og tøkniligar upplýsingar um akfar kunnu latast úr akfará skránni hjá akstovuni til tryggingarskeðiløg í føroyum

atgongd til elektroniskar stakupplýsingar um navn og bústað hjá eigarum og brúkaran á aførum og tøkniligar upplýsingar um akferð kunnu latast úr akfar skránni til stovnar sum krevja gjald fyri nýtslu og almenna tænasta ná tað ereingin grund til at farast nógvum etaljun við hesun her meni hevur verið ein øgiliga stóra diskussión um ja summir hava snakkað uma ma ta man hevur eitt eitt yvirlit yvir hvørja næsta toft hví skal mann ikki so hava eitt yvirlit yvir hvør eigur hvønn bilin men her inni hevur tað verið ein øgilig sskepk yvir fyri tí eg havi sjálvur havt við eft her at gera fyri nøkrum árum síðani og tá var tað øgiliga trupult og tað var kanska serliga fólkafóg sum koyrdi eg øgiliga hart upp á at mann skuldi ikki skráseta nakað sum helst tá tað kom til til ja millum annað akvør nú er so pípan fondið eitt annað ljóð og tað er serliga hett her altso bensintangar

hvat ið mann skuldi kunn gera okur hava havt tað fyrifyri stuttum og eisini til viðgerðar hetta her við at at skráseta til til

øh tað undrar meg eitt sindur tá ið man lesur tað stendur her hvør hvar hvar hetta málið hevur verið til umvælis og tað hevur verið til umvælis sa rættiliga fitta av ymiskum stovnum og millum annað hevur tað verið til umvælis hjá so fór eg at prøva at lesa umvælis hjá dátueftirlitinum gott nokk stendur t á høvdinum men mann kann lesa døgut tann vegin øh og og tað sum var tað heilt spesiella við tí ttað e tal ikki eitt orð um tað tal ikki et orð um dattaeftirlit um hvat hvat tey heila at ganga út upp á hetta uppskoti yvirhøvur ikki teir hava eina lítla viðmerking antin hava tað ikki er tað ikki spurdur um hetta uppskotið illa hava tey verið illa fyri tann dagin tey hava lisið hetta her tí at so lítlar viðmerkingar til eitt so stórt mál havi mann ongantíð upplivað fyri hjá dátuleftirlitini ja verðu sjálvur sum eg nevndi í áðni umsiti hetta her hvar dátueftirlitið hevði síði upp og síðið niður um viðmerkingar av ymiskum slag til skráseting og taðtað til dømis tað at mann mann koyrir saman í eina lóg altso okur gjørdu í sínnari tíð eina lóg um skráseting av bilin í vágatunnilin í norðoyatunnilin og og g og tað er so víðari tað útvekla seg víðari til eysturoyartunnilin og so kalska seinni til sandoyartunlin øh tað er í lagi at mann koyrir tað í ein posa og sigur at alt hetta her tað sorterar undir í einari lóg ikki hava fleiri lógi okur hava gjørt fleiri lógir um loyvi at skráseta bilar sum koyrigen á tunlar

hatta við lendisaførum tað er kanska ikki so t tað er setietur á á ávísar treytir til til stødda motorið og annars keg havi skilt at lan te at tað var onkur sum hevði koyrt við eini lendisakfar sum hevði eina kenning ella okkurt su líknaði tíð og tí broytir mann viðurskiftini í í á á tíøkinum

motordrivið ak far á fýra ella fleiri julum sum í høvuðsheitini er útgjørd sum lendisakfar og sum kann vera útgjørd við last ella

eg haldi ikki tað er nøkur grund til at geraskúran nógv meira burturúr men eg má siga tað at tað umdrevin mest gott nókk hevar kommunufelagið og og trygd og tey feløgini tey hava altso tryggingarfeðiløgini bæði tey hava inn millum at vilja gjarna sloppi at at hugta eftir ymiskum tingum tí tað ger daglagið hjá teimum munandi lættari at skráseta tá ið serlliga tað eigaraskifti á bilum og tílíutílíkum fer fram og tí hava tey havt ett ynski nokk so leingi bilseljarar hava havt eitt ynski leingi bilteir sum selja eyka lutir til bilar hava havt eitt ynski leingi um at fáa stælinummarið eit bila men tá ið okur hevði tað einast e haldi tað var seiniliga næstseinas líkamikið tá var tað dátueftirlitið fór heilt á hin so tað fór heilt yvir ta reyða felti tí at mann skundi ansa væl eftir hvat mann á skráseti nú er so broyting komin í skilja lanum á datlaeftirlitinu nú heldur mann at maen póu iki an ganga at viðmerkja til dømis tað at at betýðiligt av av ja av tólin skul setast upp at hava eyguni eftir fólki men tað er so verðin mann livir í nú og og eg veit ikki um at so koma nógv longri við at mótmælaði eg minnist tað ið tað var okkuroku ottannfyri her í klubbanum so varð tað eitt ynski um at seta eiteitt eitt eftirlitstól uppi her sum tmen fóru at berjast unotna í vikunentini men tað bleiv bomba niður tí tað tað gekk forner tí einstaka men at mann íg eini bensinstøð saskal eg hava eftirlit við sæ onkur av tilfeldi at gloymir eg havi havi øgiliga ringt í at trúgva at fólk fleiri fólk vit vilja gloyma eg havði spurt táð onkrari støð onkur segði tær vóru fimtan ár síðani tað síðsta fór uttan at betala h men her í havn siga t at fólk gloyma øgiliga týðigt at betala tað er sjálv fylgiligt kat man ruktitil gamla dagar fyri klevlaskapi vistut mann gloymir tað tey flestu fara nokk ikki avstað tí at á alljósum degi fer mann ikki avstað uttan at betala bensin so at

ein ein eitt ting sum kann henda øllum eisini mær vist tað skuldi verið e mann hevði ei skund so tað er tað er tíðin var liðugur í broytingin til at at mann skal skráseta alt hon hon eg veit ikki hvusu nógv mann stríður ímóti henni hvussu nógv tað nyttar at kempa ímóti henni eg ivist eitt sindur í tí altso tí at at visti mann fær aðrastan so so so hava tað ómetaliga eg las onkurstaðni nú at í london til dømis var tann tað er tann mest skrásetti býur eftirlit í býir í heiminum har hevur mann eftirlit við so at siga øhtað er so langt okur ikki komin enn egtil dømis tað at nú havi okur akkurát fingið tvey nýggj hotell tað er einki eftirlit við hvør svevur í hvørjum kamari og og og og og og hvør í heila takið heldur til an hogtellin tað verður væl tað næsta sum fólkaflokkurin ker at koma við soleiðis at ty k kunnu halda skil á at fólk at at fólk nóg oftai gista soleiðis at at tað er yvirlivandi soleiðis er tað viðmerking magnus
takk fyri har formaður ja tað var áhugavert at hoyra fyrr
verandi landsstýrismannin sum hevur umsitið hetta her og eg minnist eg minnist heta er hetta kjakið hevur verið fleiri ferðir eisini í rættarnevndini har sum eg var tá tað er rættiliga áhgavert eg havi líka hug at siga tað at mann hevir je eisini kjakast um skulu vit bara lata tað vera púra opið til dømis við nummarplátuna tavil siga vil siga ein bilur yvirhálar meg koyrir for skjótt ella o so kann eg bara sláppa inn og so síggi eg hvør eigur hendan biluin ha tað er tað til dømis hjá onkrum á grannalondunum hjá okkum tað er púra púra frítt tað er tað so ikki eftir hesum men mann letur eitt sindur meira upp ha taka við teðgina also mann kann fara inn og síggja hvønn hvønn smábat og althetta her so sigur onkur hví ikki bergeva púra frítt ha men harher til eru vit ikki komin enn men vit vit víðka tað spakuliga men tað er altso ikki líka opið sum í nøkrum v grannalondunum hjá okkum takk fyrirrformaður
eg púra samdur við maknis rasmussen at tað er
tann vegin tað gangur men men eg nevndi út í áðni at at visti mann fer inn á kortal til dømis so kann mann síggja hvørjan ræsta toft og so er tað spurningurin hví tá ið mann nú fer so langt sum heitta her hví sigur man ikki so at nummarplátur ja ja men hvat er problemir lat fólk í staðav huga at síggja hvør eiga ettaa bil at lata e so fór altíð í verðini ag síggja tað tað virkar eitt sindur spesielt at mann sigur atein bensinstøð hon skal hava eina serliga serliga reglur fyri at at at hava eftirlit í bilinu hjá fólki tí tað kann jú vera indressu okur hava í eina útlendska bensinstøðu føroyum hon kan sikkurt sita yvir reykjavík og hyggja eftir hvør keypir bensin frá mær til dømis øh eg havi lagt merki til her onkuntíð at vel mann at hyggja at ein lønurin reklame ella mann fer at lesa eina grein so plusslag so poppar ein reklama upp tí tú hevur lisið okkur sum kanska kundi havt ein ávísa indressu og tað kann vera alt millum himmaljørð frá undirklæðini til til oljudansarar so at at at hetta verður so eitt hetta verður eitt sum fólk sum til dømis ein bensinstøð fer at brúka til at ávirka kundar at siga kundar veitst hvat eg sá og keypti frá stattolli í gjár eg haldi ikki at tað er væl egnað at okur skunnu hava sagtans geva tær eina betri handlav vist tú fer at keypa frá skel ella hvat eitha nú magn so so taer tað er vegurin at aga takkfyri frvæ
ja so er tað sirið steinberg sum fær orðið gjørt so væl
takk fyri harra formaður ja hetta er eitt uppskot sum faktisk hevur fleiri ymiskar broytingar í og onkur sær eg vil siga meira átlig ut enn onkur soleiðis vilt tað vera tað er tað eina tað er nakað um lendisakfør har mann vil gera eina broyting soleiðis at tey koma undir ferðslulógina ø visti eg skilji tað rætt so er tað nakað við at mann í verandi støðu ikki hevur kunnað tikið onkran sum hevur koyrt profillukoyring men tað kann mann aftan á hesa broytingina so ð p á einanna máta tav nakað við ferðslutrygd at gera tað haldi eg fyri sovugt er fínasta ordan eg minnist gott tá ið silendisakførjum eg komið og tað bleiv viðgjørt her inni tá var tað nokk so stóra diskussiónn um eisini tann mátan tey kundu koyra upp á og eisini hetta her við at tay gera eisini slit á náttúruna nógvastaðni har sum tey koyra tí at tey seta so stór porð so at spurningurin er um ikki a heldur vara nakar men átti at hildið eitt sindur afturvið men tað er so ett heilt annað mál men hend tann broytingin at tað kemur í her tað haldi g er ókey e so er tað eisini nakað við at býta koyrikort um altso visti tú hevur eitt eingi koyrikort eitt brebretskt koyrikort so skalt tú kunna býta tað um við eitt føroyskt koyrikort og tað er ein heimild sum mann hevur nú sum fer at ganga út við ársenda og hana leingi mann nú bara ta freistin a soleiðis at tú kanst býta koyrikortið um soleiðis at taðy samsvara við hvørt annað tað haldi eg eisini er er fínasta slag og so er tað nakað við eisini hvussu tú kann áseta gjøld fyri tá ið tú fer til sín ø frameftir so skal mann kunna boða frá sama dag at mann ikki sleppur at mann ikki sleppur til sín uttan at mann fer eitt eykagjald og tað haldi eg eisini er er ein góð skipan onkur hevur fortalt mær at íslendararnir hava eina nokk so einfalda skipan har har tað sum svarar til til akstovuna er eitt stað har tú kemur tá ið tað passar tær at tú pjøvur ikkiat biðja um tí tú fert forbí og so er að so er ábyrgdin hjá liggur ábyrgdin hjá eigarunum sjálvandi á bilinum at at fylgja seg her sýnuliga upp og so kanst tú bleiva fangaur ví einum kontrolli tað er eisini ein máti at gera tað uppá og tá virkar hvørfall soleiðis eg hav fingi tað fortalt sum eg lagi einfald og góð skipan har mann ikki prysta bí og bíða til at sleppa framat soleis at mann bara kann møta upp og tað er nógv minni umseting av tí sum eg havi skilt tað so tað kund ma kanska hugt eftir og so er tað sjálvandi et her við akført skránni har eri rættiliga samd við hendrikold ati eg haldi okur mugu seta okum spurningin hvør skal hava altso hvhvørjir stovnar og hvørji starvsfólk skulu hava innlit og atgongd til upplýsingar hjá hvørjum øðrum og eg haldi í hvørfall at tað sum er hent ta síðstu tíðina so hevur mann ein sonur kensluliga av at tað verður farið nokk so lætt um persónsupplýsingar tað burdi verið ein nógv sterkari verja um tað tað eru samtykt fleiri uppskot her inni og onkur eru á veg sum eisini broyta upp á ta støðuna til dømis hetta her við sivernummaranum har er øgiliga nógvir persónsupplýsingar knýttir at ait uppskot leggur frami eisini um vakmyndatól sum eisini kann kann knn kannmann siga avslára nøkur øgiliga persónlig ting og so er tað tað nýggja datuverndarlógin sum eisini gjørdi ein stóran mun í um hvussu okur handfara persónsupplýsingar og tað er ikki heldur nógv ár síðan mann samtykti einar avlurtingarpakka og sjálvandi verður alt gjørt í navninum av at mann skal fyribyrgja kriminalitetið og hvørt á síðnum men eg haldi at mann eisini má seta tað upp á tí vektini har man vigat ímóti hvussu langt mann skal fara við at gera seg inn á tað persónliga frælsið og tað ta diskussiónina haldi eg ordilig at okur mangla tí at tá i mann snakkar um hvussu hvussu gott tað er hjá øllum at hava allarsar her perpersónsupplýsingar sum mán eisini hugsa um okur búgva í enum lítlum samfelag og tað er øgiliga skjótt at persónsupplýsingar kunna verða misbrúktir og tað eru tað tað er ræytt at tað eru øiliga strangar reglar um tað og at tað eru fá fólk sum hava atgongd til tað tí tær skerjir ta persónliga frælsið og tað er slett eingin ivi um tað at persónsupplýsingar eru tað nýggja gugli tann sum fer hendar í persónsupplýsingum kann ávirka sínar kundar og tey fólkini sum tey nú vilja nær tað skal vera og hvussu tað skal vera upp á allar tonkjandi mátar sum bara yvirhøvur ikki vórðu tilbar fyri stuttari tíð síðani nú altíð blívu so talskilt so eg haldi at akkurát tann parturin av lógini við akført skránni har eri eitt sindur skeptisk okur fara sjálvandi athyggja eftir tí í nevndini men eg haldi at okur eru komin á eitt sovorðir e vetikum ankann siga eitt síðusporið við at at tað verður farið forlætt um persónsupplýsingar tað haldi eg ikki er í ordan takk fyri or ruttvang sum fær orðið
ger so væl takk fyri harra formaðu
undanfarna røðarar hava gjøgnumgingið væl te ymisku ter ymisku táttirnar men eg hugsaði at at fara eitt sindur inn á hetta her við at lata upplýsingar úr akfarsskránni yvirvaking og skráseting tað er triðju ferð vit viðgera tað hesa vikuna akfarsskráin er ikki almenn so kann mann spyrja hví er hon ikki tað tað er hon eitt nú í danmark har er tað púra opið men tað hevur mann so valt ikki at hava tað alment í føroyum og tð er væl onkursvegna atlit til privat livets fret frið einstaklingsins sigur sprotin at tað eitur á føroyskum og hetta her at hava frið altso frið einstaklings ella privatlivitsfret tað er jú nakað sum hevur virðið í sær sjálvum tað hevur ikki bara virðið fyri tey sum hava nakað at goyma tað snýr seg um rættin at vera einsamøll ella einsamallur verja integritetin sjálv ræðisrætturin rætturin at hava ræði á nær og hvussu upplýsingar um ein sjálvan verða givnir víðari tað er sera grundleggjandi og tað er av álvara hótt í dag í nógv størri mun við tað at vit sjálv frívilja alla tíðina geva innliti hvat vit gera eitt nú á netinum hvønn einasta dag vit hava smáforrold í føroyum ið eg trúgvi at teimum minni plássunum har veit mann akkurát hvør eigur ví hvønn bil so har er ikki so nógv at diskutera men tað er ikki alment hvønn bil eg koyri og tískil heldur ikki hvar eg eri stødd í mínum bili hesir upplýsingar verða vardir í løtuni so kann mann spyrja nær er víðari nær er neyðugt at geva víðari upplýsingar í akuarskránni nær hevur endamálið størri týdning enn atlitið til integritetin hjá tí einstaka í hesum uppskotinum her tosar mann um tunnilsgjald parkeringsloyvi peningastovnar tilbúgving løgregla bilverksstøð og bensinsølur so vítt eg duga at síggja er tað bilverksstøð og bensinsølur sum eru komnar afturat eg haldi vyr tað fyrsta at tað hevur øgiliga stóran týdning at vita hvussu skulu hesir upplýsingarnir verða brúktir seinast tá vit viðgjørdu hetta tá nevndi eg eitt dømi akkurát nú minnist eg sletki hvørjum landi tað var í men har var ein persónur sum greiddi frá at hann kom inn á eina bensinstøð í tí hann koyrdi inn á maatrikkulin hjá hesari her støðini so bleiv nummarplátan skannað hjá honum tá hann kom til diskin at betala bensin ella bara koma inn á støðina so hevði tann sum stóð við diskin á skerminum allar upplýsingar um hansara bil nær hann seinast hevði skift olju nær hann seinast hevði keypt wiskarar og so bleiv tað brúkt til at selja vøru forrestin altso nú hevur tú tvey ára gamlar wiskarar hevði tað ikki verið eini deg at tú fekk nýggjar wiskarar og og so víðari eg vóni ikki at tað er tað vit fara at uppliva í við hesum her uppskotinum og so er ta heta hervið hesar góðu bensinsølurnar eg sjálv ein av teimum sum einaferð hava upplivað at fara avstað uttan at betalt bensini tað er tað var øgiliga flovisligt helduvís kom eg sjálv í tankaruum tð áðrenn eg kom til hús eg hevði faktiskt verið inni og keypt ð alla møguliga aðra vøru og tá eg so betalti hevði eg gloymt at eg hevði keypt bensin eisini men eg slapp frá at verða soeiðis fangað av politinum tí eg mintist til tað sjálv tað sum eg hugsi bankar hava jú eina atgongd bankar hava í prinsippinum brúk fyri tí vitanini sum akfarskráin hevur tí tæir skulu taka pant í bilinum í sambandi við lán men bensinsølur hava sjálvar valt at innrætta seg upp á ein máta har sum tað ber til øgiliga lætt at keypa bensin og fara avstað uttan at og eg giti at í níggjuoghálvfems prosent av førunum er tað sum lógin eisini sigur av óskettuni tað er ikki við vilja tí mann hevur jú hesi her yvirvøku tólini mann hevur bara ikki atgongdina til at vita hvør eigur bilin so mann er noyddur til at kontakta politiið hvørja fer fyri at fáa hesa her upplýsingarnar úr akfarsskránni uttanlands sær mann at mann skipar seg øðrvísi tú betalir við pumpuna ent við við reiðum peningi ella við einum korti eg dugi ikki at síggja hví ikki føroysku bensinsøgurnar sjálvar kunnu skipa seg soleiðis at tað sleppa frá hesum trupulleikanum at fólk ikki betala og eg haldi akkurát í hasum førinum er atlitið til hesar upplýsingarnar í akførdsskránni størri enn tann bekvemiligheitin hjá bensinsølunum tí sum sagt tey fáa upplýsingarnar við at ringja til politiið og so er tað harafturat øgiliga ofta blaðung fólk sum arbeiða á bensinstøðu og tá ið tú hevur atgongd til eina skrá upp á handan mátan mær vitandi skalt tú bæði hava dataansvarligan og alt møguligt sum skal tryggja at hesir her upplýsingarnir ikki verða misbrúktir og allarhelst er tað er tað tagnaskylda eisini í mun til akvartsskránna og so er tað at spyrja kann mann áleggja fjúrtan fimtan sekstan ára gomlum ungum taknaskyldu

øh eitt sum eg kundi hugsað mær nú hendan her lógin kemur í tingi so veit eg at tórshavnar kommuna hevur ynssar møguleikan fyri gjaldsparkering um mann hevur umhugsað tann møguleikan í sambandi við hesa her lógarbroytingina

annars eri har eri nakað viðvíkjandi thetta her við tryggyingarskyldini hjá tryggingarfeløgum eg havi fingið onkur helmensi frá persóni har sum viðkomandi ikki hevur fingið trygging av serligum orsøkum øh nú eri eg ikki sjálv í í rættarnevndini men eg kundi ynskt mær kanska at rættarnevndin hugdi nærri upp á tað eg minnist at jakubvestegaard hevði ein fyrispurning í undanfarni samgongu um akkurát tað málið og so vítt eg veit er tað statvekk ikki heilt avklárað tá var tað hennrik old sum fekk spurningin hann kanska minnist akkurát detaljurnar í málinum meni tað kundi verið nakað mann hugdi nærri uppá í í rættarnevndini sum sagt eg haldiher at lata upplýsingar út alment yvirváking eg eg má siga eg eri við at fáa proppið e veitiki um mann kann siga tað á tingsins røðura palla av at hvussu vit verða skrásett og evir vakt íhøvd og tað skal eg ikki siga dagin langan og og eg har sum eg haldi at tað er rímiligt har mótsigi altso har haldi eg vit skulu steðga tí og eg haldi ikki at í øllum førunum verða nevnd í hesum lógaruppskotum atað er neyðugt takk fyri ja so fær magnus rasmussen eina viðmerking
ja takk fyri formaður ja tað hoyrir so væl a rut van
tang er nokk so væl ini í hesum her tí hetta var jú uppi at venda í í rættarnevndini seinasta skeið kunnu vit siga so vit hava verið nakað inni á hesum her men tá ið ruttvang nevnir at tað er so smá viðurskiftir í føroyum og øll kenna hvønn annan so men um vit hugsa ím danmark ella norra tað eru eisini smáar bygdir har teir búgvað nakar heilt fá fólk altso tí kundi eg hugsað mær til dømis at spurt tað er tað nóg gott grundarlag fyri at siga a vit vilja ikkihavaheta her at vit vit eru eitt lítið samfelag í mun til kanska norra sum er it stórt samfelag tí tað eru jú eisini smábygdir har øll kenna hvønn annan og so er tað rætt sum ruttvang sigur at at bensinstøðirnar fáa at vita vissi eg havi gloymt eg havi gloymt omt tí og sora tað ringt til mín og tað er tí at tey hava ringt til politiið sum so gevur akstovuni loyvi til ja tað er magnus rasmussen sum oyur handa bilin og hann heu gloymt at betalt og bensinsøðirnar siga at tað er ikki tí at mann ikki vil betalaja ruttvang takk fyri ja hatta var s
á og viðurskiftum
har hugsaði eg kanska heldur øvugt at mann at at tað at verja hesar upplýsingarnar kanska gevast ikki meining tí at mann veita frammanundan men men eg haldi tað tað er meira prinsipielt altso og og so verður altíð sagt tð hevur tú nakað goyma nei tað tað tað er ikki bara tað altso tað er vit hava rætt til privatlív tað er ein grundlaðatryggjaður rættir sum eg haldi vit eiga at verja og tí haldi eg ikki at mann skal frígeva fleiri upplýsingar enn tað er neyðugt og akkurát belinbensinstøvnum altso tey kunnu loysa tann trupulleikan takk fyri
takk harra formaður eg haldi eisini tað tá tað kemur til
millum annað bensinstøðir so er tað altso tað sum mann kann rokna við rímiliga skjótt eg skal ikki siga ta fyrstu vikuna men tá ið fjúrtan dagar er farnur og tú eru skrásettur hjá bensinstøðini so kemur tá tú kemur inn á tangan so kemur skal tað vera franskur við hotdógs ella ketkiup ella hvat tað skal vera og skal tað vera smyrjiolja ella hvat er ætlanin tú skalt hava at tú kemur at keypa bensin og so fært tú eina fýra fimm lýsingar sum sum tað hendir her millum ar her enda endalýsingar o undirbuksur fær mann sjálvt um mann ikki hevur hevur nakrar tankar um at keypa nakrar undirbuksur áðrenn tú vart av og og og altso hvat hvar gangur grensan við at mann kann plága fólk tað er tað sum eg meini við altso hvussu langt kann mann plága fólk við lýsingm er tað nakað sum er resis fult visti mann hyggur at etiri sjónvarpssending til dømis so koma eini fimtan tjúgu lýsingar áðrenn áðrenn eitn filmur er ferdigur um alt millum himmal og jørð av lýsingumruttvang
takk takk fyri jú eg fylgi púrasta heimleik
góld í hesum her og eisini hetta her sum sum kanska meir og mei er við at ganga upp fyri okkum at vit verða so nógv skrásett við okkara atburði á netinum at hesir her tøkk gigantarnar vita eg hendan meiri um okkum sjálvi enn vit sjálvi gera tað haldi eg nokk so hugnaligt annars so er nokk so greitt tilskila í hesari lógini at mann skal ikki geva upplýsingar víðari til onnur privat men bilverkstøð eru undantikin tað kundi eg gott hugsað mær at fingið landsstýrismannin at svara upp á hví mann hevur hildið bilverkstøðini uttan fyri ta ásetingina um tað er ein feilur ella um tað er onkur serlig orsøk til tað takk fyri stefan klein poulsen
ja fáa mær vit at havt
vt nógvar lógir seinastuni sum minna um efta her við akfartsskránni upplýsingar og yvirváking og og tað er rættiliga men kemur eitt dilemma tí tað kann eg kann tykjast øgilga prinsipielt men hinar síðuni eisini øgilga praktiskt fyri fleiri viðurskifti men hetta her skulu vit sjálvandi viðgera væl í rættarnevndini og eg hugsi serliga handan partin hitt er mest justeringar men hetta her við ruttvang ber eist fram at vit er eitt lítið samfelag og eg aldi ja eg haldi ikki ruttvang er misbrúkt tað me vðhvørt verður tað misbrúk vit erov lítið samfelag tí kunnu ik kjatta hatta a hatta viðhvørt haldi vit mugu síggja forbí tað í øllum førum men vit skulu sjálvandi viðgera taher væl takk hara formaður ruttvang
takk fyri
ja eg eri púra samd við við viðmerkjaranum at rætturin til frið frið einstaklingens nú skal eg læra mær hatta har og hetta her rættar trygdin at hon skal sjálvandi ikki gangast á kompromi við bara við tí vit eru í einum lítlum samfelag takk fyri
so er tað frimut rasmussen ger so væl
takk fyritað hara formaður ja tatað er hendan lógin um um broyting í broyting íferðslulógini a men tað er hetta her við langsak før tað vita vit tað hevu tr verið væl greitt frá hví tað er og og eisini um um býtanarbretskum koyrikorti men tað er serliga eftharvið akført skánni kanska sum fær fólk styrta eitt sindur við hvat tey draga seg um bara sum eg havi skilt tað sum hetta leggur upp til tað er at gera lívið lættari og og og og betri hjá hjá hjá okkum borgarum sum eg havi skilt á lagnum so skulu tey sum fáa atgond til heti her bara fáa atgongd til tær upplýsingar sum eru neyðugir hjá teimum eitt nú tá ið mann kemur til tá ið mann kemur til bilverpstið so er tað simpiltan fyri at umgangast at feilur verða gjørdir tá ið deilir verða bestiltir tað og siga at tað einasta sum bilverpstaðið far at vita tað er sjálfylgjandi kunni lesa nummarplátuna á bilinum so kunnu e fara inn í skipanina og hyggja hvat skroknummarð hoyrir til hesa nummarplátuna soleiðis at mann umgangst at at feilur verða gjørdur við innkeypi og sum eg havi skilt á lagnum so í dag er tað soleiðisnar at í bensinstøðum har ætlar mann at gera tað tryggari soleiðisnar í dag er tað soleiðisnar at atvisti tað er ein lansrar gloymir so verður t ringt til politii og politiring til akstovuna og sum so sum so aftur ringir sum politi so ringir aftur til til hesa støðina og sigur hvør tað var sum átta vit vita ikki hvør tað er eguliga so ringi frá kann mann siga frá bensinstøðini umum hetta her meðan nú ger mann tað soleisnar nú tá ið heser nýggju dátureglurnar komin á gildi at tað skulu vera tað er vera tvey fólk kanska sum sum eru umfevnd av hesum dátalógini hjá okkum gdbr sum koma at standa fyri hesum her soleiðinar at tað nú verður undir tryggum viðurskiftum athasar upplýsingarn koma fram hvør eventuelt sum átti henda bilurin sumkoyrdi avstað uttan at betala so altíð alt vit í rættarnevndini vit vilja fara athyggja eftir hesar hesari lógini so broytingunum her og og taka sjálndi fylgjani teir neyðu partarnir inn soleisnar at vit kunnu fáa avlýst hetta málið til fulnar takk fyri
gold eina viðmerking ja takk hararra formaður tað er
hjót tat bleiv samdur við fremun rasmussen hevur tí at visti mann kann gera lívið lættari hjá fólki so er tað fínasta slag men tað er hetta við balansan ímillum nær opnar tú upp fyri nærmasta øllum og so bara tað sum mann allarstvendir her tað er eitt øgiliga rúgva av fólki runt um alt føroya land eg veit ikki hvusu nógv teku vera enn hundrað fólk í hvussuer til arbeiðis á bensinstøðin sum so fáa atgongd til upplýsingar um báði eitt og annað at tað sum eg frikti mest fyri tað er tað at tey at at tá ið enn tíð er farin so verður mann plágaður lívið úr einum við lýsingum tað ví si seg um nakað sum vvindur upp á seg at tú kanst fara inn á fólk við seiparni her okur hava eipaftur okur fáa lýsingar um alt millum himmal og jørð tað er balansigongdin har nær gert tú taðja so er ta sssn gersu væ

gold um at hetta verður at verða misnýtt tað er nevniliga tí at mann legdi út soleiðisnar í dag soleiðisnar nú tá ið vit hava eina eina dataverndarlóg sum avmarkar brúkið av og snar at tað má mann koyrfalli tað má vera soleiðisnar at hesi tingini her verða avgreidd undir skipaðum viðurskiftum soðistnar at mann umgangst hatta har sum nevnir takk fyri ja so er tað
jørgen niclasen skjórt so væl harra formaður
ja her eru fleiri broytingar í hesum uppskotunum fara sjálvandi fyrst at takka framsøgufólkunum hetta viðvíkjandi lendisakførum har ið tað kanska hevur verið ein gloymska í ferðslulógini tað staðfesta vit nú at veg lendisakføri er ikki loyv at koyra ávirkaður á alfarða vegi tað verður so staðfest nú tað helt eg meg hoyra øll framsøgufólkini tóku undir við so kemur umbýta in a bretskum koyrikorti tað er soleiðis at vit í dag kunnu fara til bretlands og fáa okkara koyrikort býtt um við eitt bretskt tað kunnu vit eisini aftan á at bretland fer úr es men bretar kunnu ikki gera tað í føroyum tá teir eru farnir úr es so at her er sum so ein fylgibroyting av tíð soleiðisr at vit uppfylla um som at siga umstøðurnar báðar vegir ein onnur broyting era kanska ein teknisk broyting og tað er í sambandi við eina kunngerðarheimild sum landsstýrismaðurin hevur og í tí førinum hevur ikki verið mett neyðugt frá nøkrum at brúka tað heimildina tí lógin er nóg greið frammanundan men tað hevur sett spurnartekin við um lógargreinin er galdandi tá tað stendur at landsstýrismaðurin kann kunngera kunngerð og ikki hevur gjørt hana og og tað er tað vit staðfesta her at sjálvandi er lógin galdandi sjálvt um kunngerðin ikki gjørd tí hon skal ikki verða gjørd hon bara kann tá tað so kemur til broyting í áseting um gjøld fyri skoðan er at hevur mann dagin fyri at mann skal til sýn við bilinum boða frá at eg klári ikki í morgin so er einki gjald men skuldi mann vakna upp um morgunin ein ja vit kunnu kanska taka ein ein stakur uppihaldari og vaknar upp um morgunin við einum sjúkum barni og kann tí ikki fara frá húsum til sýn við bilnum og tavil siga boða boða so frá sama dag so gevur tað eitt eyka gjald og hetta hevur verið rættiliga stór misnøgd við tí at tað er øgiliga ofta at tað bert frá júst tann dagin av ymsum orsøkum sjúka kann vera ein tað kunnu eisini vera onnur viðurskifti so við hesum so verður tað gjørt betri fyri borgaran at mann eisini kann boða frá sama dag eg fái ikki komið í dag so far mann eina nýggja tíð tá tað kemur til akfortskránna so er tað tað sum hevur verið mest viðgjørt her og lat meg siga eg eri skeptiskur fyri at øll skulu vita alt um øll eg veit at at serliga vinstravongurin serliga tjóðveldi her í tinginum plagar at standa her og siga also hvat hava tit at goyma hvat hava tit að goyma nei har eri eg samdur við rutt vang altso tað er altso avmarkað hvat ið mann skal eg plagdi onktíð at skemta við tí at hesi fólkini serliga í tjóðveldinum sum tosa um at hvat hava tit at goyma ofta tá tað er heitt her ini í løgtinginum so so fara tey og lata vindeygað upp og eg havi hugsað mær sjálvan hví fara teð ikkibara úr klæðunum staðin fyri men tí tey hava jó einki at goyma asambært teimum ha men tað haldi eg mann skal hava og tað skal mann eisini hava loyvi til at hava og tað sum verður lagt upp fyri e við atgongdini í atkortsskránna er bara har ið tað blívur lættari fyri okkum borgarar mann letur bara upplýsingar til ávís sum eru eg vil siga nógv lættari fyri okkum at tú letur bara teir upplýsingarnar sum viðkomandi hevur brúk ein av broytingunum er at frammanundan so hevur løgreglan taks landfútin umhvørvisstovan føroyarættur og sovíðari sovíðari rætt til hesar upplýsingarnar men mann hevur her valt at koyra eftí somu lóg so har er sum so eingin broyting tað sum er broytingin í hesum tað er at higartil hevur vágatunnlinum norðoyatunnilin havt heimild at kunna avlesa nummarplátur og við hesum so fáa eysturu sandoyartunlar eisini ella tað vilt so siga partafelagið tunnil sum verður felags innkrevjingin hjá teimum men upplýsingarnar eru spesifikkar tú fært bara navnið á eigaranum dátueftirlitið tavil siga mann er umfataður av datueftirlitislógini alto tað vil so siga at altso tað er ikki bara hvat sum helst altso at at mann kan bara deila út her úder tað eru strangar reglur fyri hvat mann kann van mann ikki kann til dømis hevr mann ikki loyvi í tunlinum fer tann ikkiat held ski á flogvøllinu at avminda annað enn nummarpláturnar at tú hevur ikki lov til at avminda persónar og tað er nettupp fyri at verja okkum sum

lata til peningastovnar og tað er so eisini tí tað er neyðugt hjá teimum men aftur har er hava vit eina lóg um vernd og tað vil siga at tað er rættiliga strangar reglur fyri hvat i tað kann brúkast til talisia teg ikki hvat sum helst mann hevur fingið at vitað hetta her við við bensinstøðum og tað sum eg vil siga við hesari broytingini er at eg føli meg nógv tryggari við hesari broytingini enn við tí sum eg galdandi í dag tí í dag um onkur av við vilja ella av ósketni er farin avstað uttan at hava goldið fyri brennievni so kann kassadamar ringja til politiið politiið ringja til akstovuna fær navnið á viðkomandi politiið far tað aftur og kassa tað man fær tað og taðvilsig a tá er tað hvør sum helst sum kann ringja inn við hesari broytingini so fær má so mal siga bensinstøðin atgongd men nú traðkar datuverndarlógini í verk og tað vil so siga at tað er ikki ein og hvør ír firmanni sum fær loyvi til hetta her tað eru sertifiseraði fólk sum eg skilji tað er tað bara tvey fólk sum undir skerpáðum reglum fáa atgongd til skránna at fáa navnið á viðkomandi fyri at kunna senda eina eina rokning fyri efta bensinu og tað eru upplýsingar sum ikki mugu goymast altso tað vil altso siga tað at at nú bleiv tað totalt avmarkað hvør sleppur at síggja tað hvat tú her loyvi til at brúka tað til hvat skal henda við teg aftaná og um tað e ikki henda jamen so hevur tú ein ábyrgdarpersóna fara eftir so up á tann mátan haldi eg tað er nógv hin vegin sum o onkrar framsøgufólksum hava sagt ja men bensinstøðirnar kunnu bara lata vera við at loyva fólki at taka brennievni áðrenntey hava koyrt sítt visakort í taðer jú ein annan møguleiki bensinstøðinar kundu men sum onkur nevndi at mann vil gjarna hava atfólk keypt brennievni ið kemur inn at rinda so tey kanska keypa okkurt afturat tað er so tað er so tann síðan á søguni men men eg haldi at at tað ger einki um umtítí altso tað vera rættiliga nógvar upplýsingar umbignar frá akstovuni og her verður sagt at mann væntar seks hundrað bara higartil í ár fyrispurningar mann vænta tað kemur up á túsunda árið er liðugt tað er eitt veldigt arbeiði tí heso upplýsingarnir verða givnir uttan hesa her dátuverndartrygdina sum vit fáa við at heimmila hesum ø og tað er eisini avmarkað hvaffi upplýsingar mann kann fáa tað verður víst til at bilasølur og vertstøð og eykalutasølur á teimum vil nummarplátan bara geva skrokknummar og árganga akfarinm einki annað einki um eigari mon einki er nakað sum helst og grundin til tað er at skrokknummarið er tað sum kann tastast inn og so veit mann presis hvat ið er fyri eykalutir hesin bilurin hevur brúk fyri og tað er eingin hemmiliga havi ískrokknummarinum tí skrokknummarið stendur á allarflestu bilunum sum eg veit um í rútinum á bilinum altso nummarplátan stendur framman og so stendur skrokknummarið í rútinum við hesum er nokk at geva nummarplátuna og á eykalutasølan kansn so sláa upp og fær so skrokknummarið einki annað og við skrokknummaranum at geva til hetvar hann dørumd sum mann siggur upp á at mann fær tar røttu eykalutirnar og har er eisini við hesum treyt um datuvernd tað er ikki upplýsingar til kann goyma og so víðari so víðari hitt sum vit gera nú tað er tað at vit fara kanska út í rútum á bilinum og skriva skrokknummarið niður far inn og lesa tað upp í telefon hin skrivar av í hinum endanum og ja altso er tað nú tað rætta talið sum kom niður á pappírið til slutt ja men er tað ikki tað jamen so er eykalutirin skeivur so heta er faktiskt ein góð tænasta fyri okkum og vit verja allar persónar teir verða ikki nevndir í her tá tað so kemur til tað við tilbúgving so eg lóg samtykt fyrr men har er eru ikki nokk av upplýsingum um akfarið sigur tilbúgvingin og tí vir tað víðkar ent lítit sindur so eg vil meta at hetta her ger okkum tryggari tað ger tað lættari og tað er altso ikki loyvt í hesum at líkasum fylgja aftaná persónum hennrik old nevndi at at visse í í tá hann opnaði so var tað í heilim at tað komu trussir á skermin hjá honum altso vit hviru ofta fangaði í hvat eg vil leita eftir o so poppa reklamur upp vit upplivdu tað at eg skuldi stilla veðkarin og eg dugdi ikki konan fór so á netið og prøvaði at gula eftær hvussu mann skuldi stilla hendan veðkarin og tað gingu ikki meir en tíggju minuttir so fái eg eina lýsing inn á facebook av netupp hesun her veðkaranum tað er eitt sindur óbjaðiligt men tað er ikki nakað sum verður galdandi í hesum datuverndarlógim er her og eg meti at hon er trygg og eg vil standa inn fyri hesum her eg haldi ikki at alt til ein og hvørja tíð skal koma fram um øll men hetta uppskotið føli eg tryggari betri og lættari fyri okkum takkfoma ja so er tað hennrik old sum fær
na viðmerkingmaður ja tað er ein fantastisk indressa fyri
hoyrir á talina eftir landsstýrismanninn her er okur erustak væl mannaði ø tað er soleiðisnar at tað sum eg j atha við vrt bilverkstøvuni skrokkunummari tað tað hevði eg eitt sindur við at gera men tað sá ikki út til at vera so nevnt at fáa tað ígjøgnum í at havi millum annað datueftirit dataeftirlitið tað sum eg indressu í at spyrja landsstýrismannin tað er tað at hevur dataeftirlitið havt alt hetta uppskotið til viðgerðar sum tað er altso vis mann hyggur at teirrasa teirrasæ útlegging av hesum boðskapinum so virkar tað øgiliga løgið at at tað virkar sum tey bara hava havt grein eitt til viðgerðar tað hava ovbært havt alt uppskotið og hetta var aitt ein elendia lítla viðmerking tey hava havt ta kannmann ikki rokna við tí jsen
mær vitandi hava tey
avt alt vit hava á nú eina nýggju dátanýggja dátuverndarlóg sum vendir tingunum á høvdið og tað vil siga at ein og hvør sum fær atgongd til upplýsingar sum hesar nú sjálvur sum innaneftirlit má tryggja at alt verður fylt í punktum prikkar meðan datueftirlitið so kann koma út og kontrolera og tað vil siga fanga onkran visti teir nú ikki uppfylla øll krøvini meðan lógin áðrenn tá máttu datueftirlit siga áðrenn a soleiðis soleiðis soleiðis soleiðis skal tað vera fyrer við tavlsiga tey faktiskt eru tann sum góðkennir tað frammanundan og tá krevur tað nógv meira av datueftirlitinum heldur enn at nú kundi tan fara út at gerast stakroyndir og er so onkur av hesum sum ikki uppfyllir jamens so knalar hamarin til so tað er kanska har í broytingini her men sum sagt mær vitandi er alt uppskotið hevur tað verið til hoyringar hjá teimumja tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið
orðaskifti er endað og hetta málið varður beint í rættarnevndina til víðari viðgerð vittað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur ver aftur í morgin átjanda novembur og hann byrjar klokkan ellivu tá eru munnligir fyrispurningar á skránni fyrst og síðani er svar upp á skrivligan fyrispurningvar estrika eitt til helga abramsen landstýrismann frá joandrallagsmanni viðvíkjandi